so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag átjanda mars og fyrsta skránni er fyrsta viðgerð av løgtingsmálummar hundrað og fimmogtjúgu tað er uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði skulu biðja um framsøgan heðin zachariasen fyri fólkaflokkin johannes joensen fyri javnaðarflokkin bjørt samuelsen fyri ella jaspur langa fyri sambandsflokkin bjørt samuelsen fyri tjóðveldið tað eru tey sum eru komin uppá her fýra framsøgufólk fyrst er tað
fyri harra formaður ø til viðgerðar er uppskot til samtyktar um føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaðinum og og tað erett uppskot til samtyktar og sum tað stendur her á løgtingið heitir á landsstýrið um at tryggja at góðkent føroyskt undirvísingartilfar til landbúnaðarútbúgving verður gjørd og at leggja fyri løgtingið neyðugar játtanaruppskot í hesum sambandi og tað sumhetta her uppskotið gongur út uppá er hetta uppskot frá bjørt samuelsen og tað er í sambandi við sum tað stendur í her at fáa føroyskt undirvísingartilfar og ta í veðmerkini stendur a yrkisskeið í landbúnaði er eitt væl umtókt útbúgvingartilboð sum uttanríkisog mentamálaráðið saman við búnaðarstovuni og skipað fyri lokið skeið gevur rætt til at festa til til landsjørð uttantey festu ið hava mjólknt ella mjólkikýr á festinum og sum tað verður víst á her beint at tað eru omanfyri trý hundraðog hálvtrýss festi í føroyum og áhugin at luttaka í yrkisskeiðnum er stórur millum tey sum skulu festa og onnur fólk sum hava áhuga nnanfyriinnan fyri

og tað sum eisini stendur í uppskotinum er tað at tað ar tilfar sum verður brúkt til hetta her tað er til hesa undirvísing tað er fyri tað mesta úr norskum og úr donskum vit vita eisini tað at tað eru nógv sum fara til dømis til norra at taka útbúgving innan fyri innan landbúnaðin og tað er kanska tað landið sum kanska minnir mest um tað føroyska

tá ið mann hyggur eftir hesunher uppskotinum so er tað vað leingin ivi um at tað er ikki meiri nokk so natúrligt at vit hava føroyskt tilfar á í sambandi við tær útbúgvingarnar sum eru í føroyum og serliga tá ið vit tosa um hetta her við landbúnaði mann kann sjálvandi kanska spyrja um tá ið mann nú uppraðfesti hetta her í síðstu samgongu hví mann tá ikki tók hendan partin við eisini og uppraðfesti tað meira men tað er so tað er so í tí førum ikki gjørt og tað er so tað sum mann mælir til at gera í hesum her uppskotinum eg haldi eisini at eitt annað sum er intersant er sjálvandi tað atat tú hevur eina útbúgving sum tú eisini kanst sum sum skuldi verið fevnandi um allan landbúnaðin tað vil siga eisini tá ið talan er um festir við við við mjólkinetum ella og hvar ið eg veit ikki um men men tað kann onkur kanska rættar við stær men eg meini eisini at tað er eitt annað við at tað er upp til sonógvar ásaðir á í sambandi við tey skeiðini sum eru men tað sum tað stendur í her tað er stórur áhugi fyri tí og tað er eisini stórur iinnanlandbúnaðin atvera ei partur av og vit síggja eisini at tað er nógv broytt tey síðstu árini fara vit aftur hundrað ár aftur tíðina so varð hetta líkasum høvuðsvinnan í føroyum og tað var tað sum fólk livdu av og so broyttust tíðirnar vit koma inn í fiskivinnusamfelag og hvar ið tað bleiv meira hetta her til hoppi og eitt annað sum eisini er innan fyri landbúnaðin tað er sjávandi tað at vit hava helvtina av er landsfjørð hin helvtin er

at vit eisini síggja at tað er størri størri áhugi fyri eisini fyri at planta

annað enn enn til dømis bara eplir og sovíðari og eitt annað sum er nokk so intersant haldi eg eisini tað er tað mann er farin frá kommununum at geva lendir út soleiðinar at fólk kunna koma inn og brúka lendið fyri síðani at fáa skapt nakað úr landbúnaðinum tað er eingin ivi um at landbúnaður í føroyum tann hann fyllir nógv vit síggja ikki minst hetta her við í sambandi við ferðavinnu og tann partin at skipa øki soleiðisnar at

kunna koma út í haga og annað og tað vísir se at vera eitt ógvuliga tungt mál at at t fáa greitt og tað vísir bara at tað eru øgiliga stórur áhugi frá ímillum fólk bæði millum tey sum eiga og tey sum ikki eiga og tey sum brúka tað tí tað eru ein partur av tí og tey sum brúka øki ella lendi í sambandi við sína frítíð ø eitt annað sum sum eg haldi eisini nokk so áhugavert í hesum her altso fyri at koma aftur til tann partin við tilfarinum so er tað fyri mær nokk so sjálv sjálv sagt at at mann arbeiðir við at fáa gjørt føroyskt tilfar undirvísingartilfar til tað sum skal verða til tær útbúgvingarnar sum eru í føroyum og nú hava vit sett eisini í samgonguskjalið at mann skuldi skal arbeiða við landbúnaðinum og fáa styrkt tan á mentan og tá ið ið landsstýrismaðurin í í í landbúnamálinum kemur inn í nevndina so fáa vit eisini spurt hann um hvat ið verður gjørt økinum hvussu langt mann er komin og hvat liggur í tí yvirskipað so stendur eisini nakað sum eg haldi eri nokk so áhugavert í tá ið mann tosar um hetta við landbúnaði tað verður víst á at at atso at at vinnunevndin hevði í sínum

í sínum íum sínum tilmæli ella sínumja har situr mann á løgtingi í samtyngi í fjór at heita landsstýrið at seta greið mál fyri landbúnana í føroyum og har vísir mann til tingmáli nummar hundrað og níggju tvey túsund og nítjan millum tey mál sum vinnunevndin í álitinum tók fram sum tey týdningarmikil vóru størri framleiðslu av mjólka og av mjólk um mjólkaútráttum og velting og og og dyrking av av

vissu vit hyggja eftir umstøðunum hjá festarunum í føroyum so haldi eg at at t ru tær tær eru sera ringar og hvussu er tá ið mann tosar um at fáa vinnuligt virksemi burturúr og vit síggja eisini tað at ikki bara innanfyri vit síggja tað innan fyri allar vinnur í føroyum at tú sentraliserar tí gjert tað til størri oyndir og tað verða færri og størri oyndir og tað sum var galdandi fyri hálvtrýss árum síðani tað er næstan óhoyrt í dag og vissuv fara bara í tað økið sum eg sjálvur komi frá so er trúguvi iki at einum tann einasta kúgv er norðanfyri ella í økjunum har norðuri í í norðstreym so at mann má siga at tað tað er øgiliga stórar broytingar hendar og eg haldi eisini at visti mann hyggur eftir tað og og hoyrir hvat er tey siga sum og fylgir við sum eru virka innan fyri hetta her so haldi eg sjálvur at tað er øgiliga umráðandi at vit styrkja tann partin av landbúnaðinum sum hevur við framleiðslu av mjólk og mjólk úrtróttum at gera soleiðisnar at tær umstøðurnar hjá teimum sum í dag fáast við tann partin blíva liviligar

og tær umstøðurnar sum teir hava vistu mann hugsar um ikki minst ta ta tíðina sum verður brúkt sum eg onkutíð havi sagt at tá tað er ikki níggjuogtretiv tímmars viku ella fjøruti ella fimmogtretivu og tað er altso trý hundrað og fimmogtrýss dagar um árið og langir dagar og tí haldi eg at tað er eitt mál sum vit eiga at arbeiða víðari við og at vit eisini samanlukna okkum við lond aðrastaðni vit tosa nógv efetiher við við stuðlinum til til framleiðslamjólk hevur víst seg at fylt øgiliga nógv men hann er ein brøkpartur av tí sum er vissu vit hyggja bara eftir øðrum norðralondum og tí haldi eg tað at tað er nakað sum hann absolutt ati ghavi fingið gjørt nakað við og vistu vit hyggja eftir eisini hvat ið tað hevur eisini verið fokuserað oftan upp á hett her á mjólkini so dýr vistu vit hyggja eftir hvat ið bjólkin kostar í forhald til fyri nøkrum árum síðani so mugu vit staðfesta okkum rættiliga bílig eg havi eisini onkuntíð sagt tað at mann tosar nógv um at keypa pakkanmjólk fyri tfyri ta upphæddina sum kostar men hmann hevran ongar trupulleikar at fara inn í handilin og og keypa vatn fyri eitt nógv hægri prís enn enn enn enn mjólkini her otí haldi eg at tað er absolutt nakað sum sum mann skal arbeiða víðari við men men tað verður so víst á í hesum álitinum her at tað eigaur marn at at raðfesta sum sagt tað er eisini nakað sum eg sett okkum í samgonguskjalið og vit fara eisini at spyrja landsstýrismannin um tað tá ið hann kemur inn í nevndina hetta málið kemur í mentanarnevndina og har skal málið fáa eina sað

ja takk fyri so er tað viðmerkingar bjørt samuelsen gersu væl takk fyri ja jens agreasen hevði nakrar áhugaverdar hugleiðingar um landbúnaðin og eg hugsaði ati hetta við undirvísingartilfari tað er sjálvandi ein avbjóðing sum eisini er á miðnámsskúlum at tað framvegis í dag hóast tað hendi nógvir batar tey seinastu tíggju árini so so er nógv undirvísingartilfar framvegis ikki á føroyskum men tá ið hetta uppskotið snýr seg um um undirvísing í landbúnaði so fevnirt í veruleikanum eisini um til dømis tilfeingisbreytir í norðstreymi altso hugsar um gamla fiskivinnuskúlan í vestmanna miðnám í vestmanna har mann ynskir at gera nógv burturúri hesum við at brúka tað føroyska tilfeingið eg ætlaði at spyrja tingmannin um hann hevur nakrar tankar um altso eisini at tryggja undirvísingartilfari sum hettar at taðkan
kanbrúkast í í miðnámsskúlum á tilfeingisbreytum
afyri og takk fyri viðmerkingina ja altso tað er absolutt nakað sum eg haldi at mann kann gera nakað við eisini sum tað verður sagt í uppskotinum her tað liggur nógv tilfar ella tað er nógv tilfar gjørt av ymiskum persónum sum kann brúkast í undirvísingini og tí haldi eg tað at tað sum bjørt samelsen vísir á har ella spyr um so haldi eg tað tað er eingin ivi um at tað kann mann saktans og eg haldi vit vit royndarstøðin í kollaferð bleiv júg bygd í síni tíð men líkasum hon bleiv nokk ikki akkurát til tað sum mann tá sá fyri sær men men samlar mann alt hetta tilfarið saman og sum tað verður sagt í her beint so er tað eitt gott og virðiligt grundarlag fyri at brúka á skúlunum fyri síðani at líkasum at seta fáa røttu tingini fram í samband við hesi
far útbúgvingina tað er eingin ivi um tað
ja so er tað jóhannes joensen gersuvæl ara formaður ja jens agarelesen kom inn á hettaher við landbúnaðaður føroyska landbúnaðurvarur at tær eru dýrari mun til tær innfluttu landbúnaðarvørðurnar sog tað r tað k mammam bara staðfesta men men tá ið mann veit at tær innfluttu landbúnaðar fáa eina rúgva av stuðli frá es tilmillum annað so er tað ringt at hava ei eina javna kapping so man skal hava bíligar landbúnavørður í føroyum næstan so má mann næstan velta sjálvur so tað er tað ertað er ein indr trupul støða var í hvat heldur heðin sakrias um mann burdi gjørt kundi mann lagt nakað omaná tær innfluttu vørurnar ella hvat skalmann gera ella konn má stuðla teimum vørunum sum eru

viðmrin also oftani haldi eg m tað ljóðar øgiliga frelst at mann sigur t at mann skal onga ongur stuðul hava inni í í nøkur sum helst men eg haldi atað er øgiliga umráðandi tá i mann tá i mann hyggur eftir hvat er tað fyri skipan tú ert upp ímóti sum tað verður víst á at shhevur stuðul sum eru kanska tíggju fimtan fjúrtan fjúrtan fimtan ferðirnar meira enn mann gevur í føroyum og tí haldi eg haldi a t tað er øgiliga umráðandi at at at vit gera tað soleiðinar at vit kunna sjálv framleiða mjólkina sum vit sjálv brúka í føroyum eg dugi iki at fyristilla mær at vit skula fara aftur í í ta tíðina tá ið vit sóu at platta at tað vóu skipini komu tað plattar blivu lássaðari land av av danskari útlendskar mjólk tað sum vit kunna gera í føroyum tí haldi eg tað at vit eiga at skipa landbúnaðin soleiðisnar at vist tð er neyðugt so má so eiga vit at stuðla soleiðisnar at vit fáa ta mjólkina framleidd í føroyum og keypti føroyum og brúkt ta og vit eisini hyggja eftir tey sum vit konkurera ímótir altso hvat er tað fyri stuðul sum er inni har alt annað er deyðadømt visti mann ikki tekur út frá tí vinklini og tí haldi het tað er øgiliga umráðandi at mann ger tað
takk fyrija so er tað næsti røðari nú færi jóhannes
hevur uppuskotu lagt fram av løgtingskvinnuni bjørt samolsen fyri tjóðveldi um at gera uppskot til samtyktar um føroysk undirvísingartilfar til landbúnaðin og landbúnaðar útbúgvingar í føroyum ábúnaðarsstovuni og til fyrsti kann bara byrja við at siga at at tað taka vit undir við í javnaðarflokkinum at vit fáa føroyska tilfarið tað er soleiðis at teg nú var hein sagresin hevði orðið og hetta er um um um landbúnaður og og hvussu landbúnaður eðu skipaður í føroyum øtað er ikki lætt at tríva landbúnað í føroyum tá man er í harðari kapping við við stuðlaðam lambúna ella vørur stuðlaðar landbúnar vørur uttan uttanlanda frá og tí taki eg undir við tí sum hevðin sikrensen segði ati at vit stuðla okkara egna fyri at vera sjálvforsýnandi við við grønmeti og mjólk og øðrum tí tað er eisini nógv betri vøra vil vil eg pástanda í fleiri føðrum ið vet snakka um undirvísigar tilfar tili skeiðini so so er tað soleiðis at búnaðarstovan hevur hesi smáu skeiðini tey eru meini tey tríggjar dagar har sum mann hevurskeið fyri festarum sum hava eg meini tað er upp til hálvtrýss seyðir o har sum tað er omanfyri tað so skal mann og mann hevur mjólki altso ferðsluri við mjólkineytum so skal mann til norra ella danmarkar at nema sær eina útbúgving sum tekur eg meini eitt ár og tað er ein størri útbúgving øtilfarið sum verður brúkt uttanlandasjávandi er not vs nor og danskt í danmark og tað er væl á tilfari men tað er eisini tilfar sum er sum er tilskilað til viðurskiftini í norra og viðurskiftini í danmark tí kann tað veraein avbjóðing at at vit ikki hava eina útbúgving sum tilskilarviðurskiftini í føroyum tí vit skulu sjálvandi hyggja eftir hvat er við t útbúgvnga fólkini til í føroyum og til dømis hava vit ikki grísar og annað sum mann kanska fær undirvísing aðrastaðni í føroyum í løtuni hvussu er ikki nakan graf so tað skal vera til tað sum vit brúka her í føroyum heilt sikkurt tá tað kemur til undirsíkartilfar so so so meina vit ella meini eg at vit skulu hava føroyskt tilfar og her vil mann líkasum samskipa taði soleiðs at mann sigur ati

útlendsk tilfar norskt og danskt tilfar sum mann brúkar í føroyum ella at gera nýggjar bøkur lærubøkur mann hevur gjørt nýggjar lærubøkur eg veit í fólkaskúlanum og miðnámsskúlanum og tað er nám sum stendur fyri tí mesta av tí og tær bøkurnar tær verða skrivaðar av av rithøvundunum í føroyum sum kenna til føroysk viðurskiftir kann millum annað nevna tað at skúlastjórin í miðnám vestmanna hevur skrivað onkrar lívfrøðibøkur til fólkaskúla framhaldsdeild og hann hevði eisini verið ein fongur til at fingið ati hugt eftir onkrum tilfari til hesar útbúgvingarnar eisini annnars kundi mann eisini brúkt nógvar av teimum bókunum mann brúkar í fólkaskúlagnum ogmiðnámsskúlanum og tað hevður eisini sagt í hesum førinum men sjálvandi summar lærugreinar mann hevur á hasum útbúgvingunum er jú tilætlaðar og tilskilaðar bara í hesi útbúgvingini at læra til bónda ella bóndaskap og tí verður nevnt her í uppskotinum at mann skal hava innlit í plantulæru og taging tøkni og amboð inan fyri bóndaskapur sum mann brúka tað har og húsdjóralæru og annað og tað hevur tú ikki í øðrum jú tú hevur tann kanska miðnám o ann ogbreytini har tí kund mann gjørt eitt tætt samstarv við við vestmanna miðnám vestmanna um hvussu mann fekk tilfarið brúkt báðum støðum og fekk glaðav tíð nú veit ikki hvussu samstarvið er í dag millum búnaðarstovuna og tilfeingisbreyt um vestmanna o tað vildi upplagt at mann gjørdi meir við tað tá ið mans hyggur eftir náttúruviðurskiftunum í føroyum so er tað sjálvandi var hein e sigaresen inni á hetta her t huglagta eitt sindu um hvuss te vera bóndu í føroyum og fyrr vóru øgiliga nógvir mjólkibøndur í føroyum í vágum vóru fleiri í vør ari bygd nú er bara ein eftir í oynni eyganstoðugarðin annars er eingin og og tað verður sjálvandi savnað í størri eindir tí tað skal lønsemi til og tað er ein tung kvinna at dríva krevur nógv arbeiði og av tí sama so so er tað ikki serliga hugaligt at dríva landbúnaður visti mann ikki hevur lønsemi í í tí sum mann ger tað ger eisini tað at tað verður sentraliserað sum evinesacreesen eisini nevndi og vit fáa hesi stóru fjósini men sjálvandi tað er vegurin frameftir vist vit skulu dríva á lanbina í føroyum men so hevur mann eisini á sandiveltuna har mann roynir at fáa grønmeti og eplir og annað til høldar og tað er eisini ein avbjóðing við tí tú skal hava lendi og tí skal mann sjávandi ansa eftir at mann ikki tekur á alt tað góða dyskilendi til

íbuðarøki á hugsa um tað eisini su mann hevur nøkur lendir tøk í framtíðini men so kunnumann eisini hugsa sær at mann fór meir í í holt við at dyrka ella grønmeti tí grønmeti veksur væl í føroyum eplir til dømis eisini vaksa øgiliga væl men tað kann vera undarligt tykjast un til at at vit ikki kunnu vera sjálvforsínandi við tí men tað tað tað burdi mann stíla ímótis mjólkina klárar teg so hon fær ein stuðul og tað er einki forgjørt í tí tí allar landbónar vórur sumvórur sum koma inn til føroyar tað verða stuðlaðar í ólukkumáti og nógv meira enn vit stuðla okkara egna og tað burdu vit gjørt nógv nógv meir við at stuðla okkara egna tá tað kemur til undirvísingartilfar og hetta her konkreta uppskotið so so so haldi eg tað at mann skuldi hugt eftir hvat er tørvurin og her stendur í uppskotinum at mann vil seta pengarnar av eisini a mann heitir á landstýrið má n seta pengarnar av til hesar bøkurnar nú veit ikkihvussu nógv tað tað dragar seg um men eg kann ikki hugsa mær ter nógvir pengar tí lærubøkurnar kundu ikki vera so umfatandi tá ið tað eru smá skeið við snakka um mann sigur her í uppskotinum at kvøldskúlalærarar hava at kunnað biðið um stuðul til at gera sína egnu sísn egna undrvísngar tilfar men tað er so ikki nakað sum verður brúkt serliga nógv tað krevur tí og eg veit tað at tá mann ger sítt egna undrskartilfar tá ið mnn gjørdi í fólkaskúlan so er tað játtað mann pengarn til nám so teir seta fólk av til at arbeiða við tí í nøkur ár tað kann taka langa tíð at gera gott tilfar so tað draga seg um at finna tey røttu fólkini og eg hugsi at tá mann hevur landbúnað at gera so má tað hava ei kjølfesti í sjálvar vinnuni landbúnaðað ar vinnuni so tað kundi verið hugsandi at mann fekk fólk sum høvdu innlit í landbúnaðini í føroyum sum vóru við til at gera tilfarið skal mann so umseta tilfar úr norskum og donskum jamen so skal mann eisini hava hollan kunnleika til tey málini so tað má vera eitt samstarv ai samskifti millum nám og fólk innan vinnuna og fólk sum hava tikið hesar útbúgvingarnar uttanlands og hava skil fyri tí norska tí danska málinum

málið burdi ikki tikið langa tíð ella í øllum førum ikki verið eitt torskilt mál hefta e einfalt mál og tá ið mann fer at viðgeratð í mentanðarnevndini so fáa vit hoyringssvar frá ymsum ymisku økinum vit taka sjávandi landbúnaðin við og so kann mann fáa innlit í hvat ynski r og so kann mann eisini mæla til hva hvør hvuss nógir pengar verða settir av kanska forkvinnan í vinnunevndini altso uppskotsstillarin kann upplýsa hvat tað kostar um hon hevur nakað kostnaðarmeting um hvat tað skuldi kosta eg kan ikki hugsa mær teg so nógvir pengar

annars so veit eg at tær útbúgvingarnar sum verða tiknar av festarum sum skulu festa stórir festir tær verða tiknar fyri tað mesta í norra men eisini í danmark og tá er tað ein avbjóðing við at tey viðurskiftini mánn lærar um eru tengd at donskum og norskum landbúnaði og tí haldi eg at tað er upplagt at vit hava útbúgvingar í føroyum sum eru tengdar at føroyskum landbúnaði og tað er upplagt at vit hyggja eftir annars so haldi eg heftar eitti yvirskul ít mál hetta hetta er ikki torskilt su vit fara at geva tí eina jaliga viðgerð í mentanarnevndini og vónandi fáa vit greitt málið betur so vit kunnu koma
til aðru viðgerð takk fyri ja takk so
soer tað nakrar viðmerkingar bjórt samuelsen takk fyri eg fari at takka johannes joensen fyri eina áhugaverda og góða røðu hann spurdi um hetta av kostnaðinum tað er øgiliga trupult at seta prís á tí tað veldst nokk nógv um hvat fyriambitinsstøðið mann setir tað finstsamanlagt nokk so nógv føroyskt tilfar men men meginparturin kortini manglar um mann skal hugsa um at at framleiða líkasum nýtt tilfar til undirvísingar endamál so eg trúgvi at tað er kanska ein spurningur mann kundi sett mentamálaráðið tí tey standa fyri hesum yrkisskeiðinum tey hava kanska eina betri fatan av hvat tað kostar men fili at spyrja johannes joensen um mann kki heldur ati altso eisini á hasari serbreytini til dømis í vestmanna sum snýr seg ella tilfeingisbreytin í vestmanna um tað er ikki eisini er upplagt at mann tryggjar at mann hevur føroyskt tilfar til alla undirvísingina har og í øllum førum at mann framleiðir tilfar sum kann brúkast til bæði um jørð um seyðahald um djóra

jóhannes joensentakk fyri jú bjørt samuelsen eg haldi faktiskt vit skulu hava føroyskt tilfar til all alla útbúgvingar í føroyum h og tað kann man antil við at umseta fremma tilfar sum er sum er gott sum kann brúkast í føroyum ella gera nýtt tilfar í føroyum eg veit at vit hava eina avbjóðing hesum økinum vit hava avbjóðing í fólkaskúlan men har er tó nógv gjørt vit hava eisini eina avbjóðing í miðnámsskúla at øgiliga nógv av tí fakliga tilfarinum innan fyri lívfrøði landalæru og tøkni økini er á fremmandum máli og tað skertst ikki burtur at at tá tú lesur nakað á fremmand um máli tú kanst vera kønu inan fyri enskt og danskt og norkunum tað skal vera men tað er altíð best at lesa á egnum máli og skilja tingini í egnum máli so er púra upplagt at mann hyggur eftir eisini tilfarinum á miðnámi í vestmanna at mann fær føroyska tað og eg veit at nám leggur stóran dent á at fáa føroyska tilfar tavilsja føroyskt tilfar í øllum lærugreinum eisini umseta gott tilfar uttanífrá tað rikki soleiðis at alt útlendsk er er vánaligt nógv av tí útlendsku er sera gott og kann umsetast til føroyskt

ja so er tað henrikoldharra formaður tað gangur tann rætta vegin má mann nokk siga við við eins rættanir okur síggja tað attað skal meira og meira bara vera føroyskt líkamikið at tilfar sjálvt tað at vera tríggjar dagar í kollafjørðu til at passa nakrar seyðir tað má gerast føroyskt tilfar til tað okur sóu at okur sógu at eein dama var í sjónvarpinum í fyrrakvøldið í dagari í viku eingin forstóð ein pinn av nøkrum tað inni í jugayi til tvey ella trý til danmarks radio eingin fórstóð ein pinn av nøkrum tað snakkaði eingins sum var so vánaligt at tað var ikki an gangeingis hehav lá merki til at tað gingu teir rætta vegin á norðurlandaráðnum eisini íslendskur minnistarar sita á norðurlandaráðnum uttan fyri tað heila tað fór standi ikki ein pinn sum er sagt norðurlandaráðnm einkuldi men lista enda enda nei lat va ikki nevna lella fara men en henda einskirættanin eg sá eina eina eina ein eina frá køpnahavnouniversitet hon segði tað var ein

svørdagan og johannes joensen siga seg so takk fara formaður ja nú haldu vit blanda tvey ting saman eitt er at føroyska tilfar til eina útbúgving eitt annað er at læra danskt væl og virðiliga ella norðurlendskt mál eg haldi sjálvandi sum skúlafólk at danskt skal lærast væl og virðiliga allastaðni í føroyum eisini á miðnámi og tá vit duga at danskt so duga vit norðurlendskt vit duga norskt vit duga svenskt vit hava ein fyrimun fram um øll onnur fólkarsløg í norðarlundum og tí skulu vit sjálvandi hava holla kunning og holla læru í donskum eingin ivi um tað enskt tað fáa vit eisini í olíkum máti við tøknini men tað skulu tú eisini læra væl og virðiliga men tað skert ikki burtur at vit skulu allíkavæl hava føroyskt undirskartilfar tí tað fáa tað ongan skaða av og eg meini at vit eiga at hava føroyskt undirskartilfar sum nógv sum gjørligt í øllum lærugreinum mann lærir besta sínum móðurmáli tað er einki at snakka um men at lesa og læra fremmandamál tað skulu vit í ólukkum mátt eisini sjálvt um vit fáa
og eina landbúnaðarútbúgving á føroyskum
takkfyrieyinsacariasen takk yr hara formaður eg var rættiliga samdur við jóans joensen í tí sum hann førdi fram og hann kom eisni inn á hetta her við at nevndi okkur fólk sum kundu tikið sær av hesum her og tað er eingin ivi um tað hava vit nógv góð fólk til at kunna gera so at tað skuldi ikki verið nakran trupulleiki eitt annað sum jóans joense kom inn á hetta var hett her við við tá ið mann fer atat at velta til dømis eftir lendi tað er øgiliga umráðandi esin at fáa skipað tað soleiðisnar at mann kann siga bústaðarøkið og og og landbúnaðarøki ikki hangur saman og og ta er hon líkasum eit avbjóðingur í sær sjálvum men tað er eisini øgiliga skjótt í dag og nevnt at velta burtur úr nýggjum vit hava jú stórar góðar maskinur so at tann parturin er nokk so nemmur men tað er eingin ivi um at hatta eigur at vera nógv betri skipað og soleiðisnar at at at bústaðarøkið og landbúnararøkið ikki hangar samansum
takk fyri
ja johannes joensen ja nú er tað soleiðis samd við her í hesum kressinum nú er tað soleiðis at tað eru summar bygdir í føroyum sum hava serliga nógva innhangarsjørð og hava gott lendi at velta á vist tað alt lendið verður tikið til byggibúning so fært tú ikki dyrka á teimum støðunum hvussu er ikki velt grønmeti og eplir og annað tað skal mann so eisini hugsa um sjálvandi skulu vit byggja har sum vit kunnu og har tín besta at búgva men vit mugu eisini hugsa um at vit hava nokk av veltum lendi til at brúka tí ella mugu veltu burtur nýggjum aðrastaðni og tað kostar nógvar pengar og tað er ikki allastaðni at jørðin í føroyum er búgvin og klár til at at dyrka á tað tekur langa langa tíð mann kann siga fleiri hundrað ár til at fáa góða jørð so tað skal mann eisini hugsa um og summi støð í føroyum har er eingin diskajørð eftir svar eg bara haði so tað er nøktur atlit mann má taka tá mann skal stykja út í føroyum takk fyri

formaður til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar frá bjørt melsen um at fara inn at gera føroyskt undirvísingartilfar og eg kundi gott hugsað mær at bar at hugt eitt sindur aftur í tí nú er tað nøkur ár síðan eg sjálvur fór í skúla fyrstu ferðirnar fyrsta flokk og annað uppeftir tað er kanska eina fjøruti gott ev t væl tað og nógvað av tí tilfarinum sum eg minnist afturá tá var útlendskt var gamalt og var nógvar mátar kom at onkuntíð finna bøkur sum sum eisini foreldrini høvdu lisið so tað kann mann siga har er nógv hent akkurát innan fyri skúlaøki í dag og tí vil eg eisini siga at at í í øllum teimum førunum hav vit tosað um tað tilfarið sum er framleidd í fólkaskúlan í dag haldi eg absolutt at teg hevur givið sera góðan meining eg haldi at vit hava fingið í dag sera gott tilfar tá ið vit tosa um kristni vit tosa um náttúru tøkni og føroyskum ella støddfrøði og hvar tað er so haldi e at vit eru øll sera fegin um at vit hava fingið føroyskt tilfar tilfar sum er upptaterað og tilfar sum er er gott soleiðis at at børnini sum har kunnu lesa lesa tað tilfar undirvísingartilfarið á egnum máli og tí kan man siga men er tað ikki so eisini púra usunnu logikkur at vit gera tað sama tá ið tað blívur fólk sum blíva tretivug fjøruti o hálvtrýss ára gomul at tey ikki eisini skunnu sum fara landbúnaðarskúla sum eisini skulu kunna taka og lesa føroyskt tilfar í uppskotinum har stendur eisini jamen kanska gevur tað eisini meining at vit fara enn longur við hesai útbúgvingini at vit gera tað til eina

tí kann mann siga at eg havi øgiliga ringt við at skilja uppskotið fyrsta atløgu haldia jú jú sjálvandi kann tað virka gott og siga tað leva tilfari o føroyskum atta hetta her tað ljóðar sera gott og sera skilagott men vistu vit hugsa okkum eit lítið sindur um er tað serliga skilagott og er tað tað grannalondini hjá okkum gera nógv av okkum sum sita her inni hava verið og lisið á ymiskum universitetum í norðurlondum kanska gsummi og aðrastaðnis eisini men er tað tað er tað viktigast at tað tilfarið sum eg lesi tá at tað er á einum máli sum er lesi mann í danmark at tað er á donskum ella í norra á norskum ella svøríki á svenskum ella hvat er er tað ikki mest avgerandi tað tilfarð sum tú lesur at tað hevur ein góðan eina góða góðsku og er dagført so sigur mann jú jú man skilur best á á á tí sum sum tí málinum sum mann sjálvur hevur lært lært seg upp í jú friðar verið við tí og sjálvandi er tað tað og tí skulu vit eisini hava eitt gott undirvísingartilfar í barnaskúlanum men nú tosað vit ikki um eitt barnaskúla altso skuldi mann gjørt útbúgvingartilfar til

til eitt annað sum hoyrdi heima í fimta sagta seynda flokki so skilji eg væl at vit skuldu lagt okkum eftir at fingið føroyskt tilfar men eg havi ikki indrikkað av at tað er tað uppskotsstillarin meinar við og so fara inn og brúka tíð upp pengar uppá atat at fara inn og og umseta eina norska ella eina enska bók altso eg veit longu í dag at onnur universitetir brúka ikki ein gongd tíð uppá har tú hevur nógv fleiri næmingar sul skula ígjøgnum har tú nógv størri grundarlag brúkar mann ikki tíð upp á at umseta tilfar so kan man spyja hví ger mann ikki tað jú tí tað sum mann upplivursitað er tað at taðilfarið verður endurnýggja stórtsæð á hvørjum annaðhvørt ár og skal mann so hvørja ferðinar prenta tjúgu bøkur til hesar næmingarnar og so skal mann umsetast so prenta tjúgu bøkur og so umsetas so prenta tjúgu bøkur tað gevur ikki meining ella mann skal liggja ogkopierað og annað eg haldi mann altso eg eg skilji væl og tað kann ljóða skilagott á tað kann ljóðar fornuftigt men vist mann hugsar seg eitt lítið sindur um

skal tað vera føroyskt tí tað skal vera føroyskt ella er tað góðskan sum er mest avgerandi fyri hvat fer tilfar mann brúkar í undirvísingini vistimann fer niðan á fróðskaparsetrið í dag ella mann fær universitet niðri ella hvar tað er so skal mann vera nokk so heldigur visti mann finnur til dømis eina danska bók tí eg túgvi nógvir føroyingar siga men tey lættari hjá mær at lesa eina danska bók enn at lesa eina enska men fyri tey ungu í dag er tað kanska ikki ein gongd tilfeldi mann brúkar heldur ikki tíð uppá mann sigur men og samstundis soynskir mann tá ið mann arbeiðir innan fyri útbúgving og og útbúgvingarstøði ein øgiligani umráðandi partur hjá okkum tað er tað men allar útbúgvingar sum vit taka skulu vera á altjóða støði tað er viktigt tavil siga tekur tú ein landbúnaður og útbúgving í føroyum so er tað viktigt at tú kanst gott arbeiða sum landbúnaðarmaður í skotlandi ella írlandi ella ella aðrastaðnis í australia vist tú ynskir tað og tí haldi eg at skalt mann brúka tíð og pengar upp á upp á so so er tað nógv ummeir umráðandi fyri okkum at mann separ eftir at fáa eina útbúgving á einum høgum støði meir meir enn akkurát um tað sum tú tað sum tú lesur er á føroyskum ella ikki aeg veitiks ordiligt eg eg havi øgiliga ringt við at taka hetta uppskotið í álvara eg gangi út frá hat eg sjávandi signali virka gott og eg dugi eisini at síggja tað a tað kann vera í fyrstu atløgu kann tað ljóða øgiliga gott at mann lesur føroyskt tilfar men eg haldi g eg nú veit at eg kenni ikki ordilga ordiliga akkurát tølini hvussu nógv far ígjøgnum útbúgvingarskipanina innan fyri landbúnaðin á hvørjum ári men eg havi ikki inntrikk av at vit tosa um øgiliga nógv nógv nógv fólk og tað merkir eisini tað at vit skulu prenta avstað vit tað at vit koma upp á eina volumun av at hava selvt hundrað bøkur ella hálvt ann hundrað bøkur tað ganga kanska ein eini nógv ár áðrenn áðrenn áðrenn eini eini hundrað og hálvtrýss fólk hava ígjøgnum eina sovorðna útbúgving ta vil siga at at tað upplagið sum skal prentast í øllum bókum að gangja út frá tær meira en bara meir enn tann eina bókin vit tosa kanska um ein landberanarútbúgving hevur kanska eini eini tjúgu tretivu bø ymiskar bøkur skulu brúka og so kal mann siga nei nei vit skulu velja men hví skal mann velja eina bók visti mann bara inkio i g gangi út frá vivstmann ynskir hett uppskotið ígjøgnum jamen so er tað allar bøkur innan fyri ta her sum skal sum skal umsetast at farat brúka tíð upp á ta einu bókina dugir ikki at skilja hví tað skal vera neyðugt so eg havi øgiliga ringt við at eg sjálvandi sigvur meira á signalpolitikkur enn nakað annað men eg eg havi ringt við at ati at taka hetta uppskotið í álvara og eg trúgvi at eg trúgvi ikki at vit fara at viðgera hetta so øgiliga jarligt takk fyri hara formaður

viðmerkingar bjørt samelsen fyrst ger su væl takk fyri eg eri ikki ordiliga siggur pá í mínari tíð í løgtinginu hava hoyrt eina so gjøgnumført niðurlátandi røðu frá tingis trjørarpálinum og eg kannsiga heilt sigrar at tingmaðurin kann ikki hava lisið uppskotið tí hann heldur atta bara snýr seg um at umseta bøkur alt uppskotið snýr seg um at av tí at landbúnaðurin er øðrvísi í føroyum enn í danmark til dømis ella í norra at jørðin er heilt øðrvísi tað soleiðis sum jørðin er uppbygd tað at vit hava nógva aðvit hava heilt annað slag av av jørð at heilt annað slag av dreninga heilt annað slag av av húsdjórahaldi vit hava nógv seyðahald í føroyum vita einki gríshald og so frameftur tað er høvuðsinnihaldi her umseta bøkur er ein bbmerkningur um at mann kann eisini umseta nakrar bøkur men tað snýr seg um at gera grundleggjandi tilfar millum annað burtur úr tí nógva góða tilfarinum sum gjøgnum árini er framleitt men ongantíð er samlaðí bók so eg fari virkulig at lara nei mæla tingmanninum til staðin fyr at vera so niðurlátað at hann setir sg eitt sindur betur inn í hvat uppskotini snúgva seg um
tí hann avdúkaði øgiliga
so er ta jaspur langaard ja takk fyri harar formaður eg haldi at tað er øgiliga ringt við atat mann tað er ringt at misskilja uppskotið altso uppskotið eitur undirvísingartilfar til landbúnaðin og at lesa tilmæli tilmæli í eina síðu altso tað tað er næstan soleiðis tat mann hevur vir lisið yvirskriftina so veit mann longu har stendur so nakað meira um at mann so eisini ynskir tað at fara at tað skal uuniversitetsstøði og annað eg dugi iki odiga a skilja at mann ikki skal kunna skilja uppskotið ella mann skal kunna misskilja tað eg havi øgiliga ringt við at skilja geg eg haldi ikki at eg fari at leggja nakað meir afturat eg haldi eg segði
eg akkurát um tað sum undi eg standi fult inn fyri tað sum hon segði
so er ta jóhannes joensenhakar har formaður ja eg eri ikki slettiki samdur við jaspur langord tað má eg siga beinanvegin men nú er soleiðis at eg veit at fleiri hesin her sum fara á landbúnaðarskeið og og og festa er nýtast ikki at vera serliga køn í skúlaskapi og tí kann tað gott vera tað at tað hava trupult við at lesa danskt mál altso og kanska ikki so kønurnar fyri danskt ella norskt ela hvat eg skal vera men men eru kanska eitt sindur betur fyri á føroyskum og tí er tað fyri at hjálpa næmingunum sum ganga á skúlanum ikki fyri at hugsa um hvusu nógv tað kostar tað er meira tað at mann sleppur at læra á sínu egna máli vist mann ikki so kønur innan fyri danskt ella norskt tí er tað øgiliga gott at mann kann fáa sítt egna tilfar so mann kann læra nøkurlunda tístøði mann er á tí øll eru sum fara at festa er ikki øgiliga kønum skúlaskapi tað er ikki
universitet snakkur
ja takk fyri formaður viðsetið eru hesi næmingarnir sum hava ilja trupult við at lesa so haldi eg vit eiga heldur at brúka meira pengar upp á tað altso vit tosa um næmingar sum ikki duga at lesa føroyskt ella danskt tá ið teir blíva tjúgu fimmuhundrað gomul sum skulu áðrenn á skúlan so haldi vit eiga heldurur enn at fara at brúka tíð upp á at læra tey tað tann málførleikan heldur enn at fara inn at fara inn og brúka tíð upp á at læra tey føroyskt eg dugi sjálv at skilja handan samanhangin eg haldi at fyrst læra at syrgja fyri at børnini sum koma úr skúlanum duga at lesa so tað tað gangi út frá og taða
upiaðr eisini at tað síggir økskt tey flestu duga í dag takk fyrra formaður
yinsacariasentakk fyri hara formaður jaspur langord kom inn á het her við at signalvirði og tað kanska tað er eisini tí at so vit vita eisini so hevur tjóvaldsflokkuinm umsitið hetta málið í síðstu fýra árini tá ið tey vóru í samgongu men lat tað so fara men eg haldi tað at tað er øgiliga umráðandi at at vit í einum samfelagsum føroyum at vit hava okkara egnu okkara egnu undirvísingartilfar og serliga tá i tað kemur til hetta her hetta her er nakað sum hevur við tað grundleggjandi innan fyri landbúnaða og og tann partin og og landbúnaðurin er eisini nakað við nakað mentanaarligt tí eg haldi sjálvur eisini at at ata er fyri mær er tað nokk so sjálvsagt at vit hava undirvísingartilfar á føroyskum í føroyum og serliga innan fyri hesa her branskuna sum hevur við landbúnaðin og eisini tann mentanaarligi parturin av tí ar tað er rættiliga nógv fólk sum eru bundin atí
eru so tað haldi eg vit eiga at hava
takfyriarøh ja takkfyri hara formaður ja tað er tað er nógv sum mann kann knýta í tag sum eitur mentan og beginna man nú eisini knýta landbúnað upp í mentan so hali so so eso fær tað ongan enda men tað tað eg sikkurt so eg síggi tað meir sum eitt vinnupolitiskt mál heldur einar mentanarmál eg trúgvi eisini og o útbúgvingarmál so so eg haldi haldi fast um at eg haldi at tað er fyri tað fyrsta alt ov dýrt og tað gevur í mínari meg eg dugi ikki at síggja nakran meining í at vit ynskja ein eina útbúgving á hægri støði og einum góða útbúgving at vit skulu fara inn og brúka tíð í
sær tær bøkurnar takk fyri har formaður ja so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
hetta her er so eitt uppskot til samtyktar um at fáa framleitt meira tilfar á føroyskum til landbúnaðn ella umlandbúnaðin og eg haldi eg far at lesa viðmerkingarnar tí tað var heilt greitt í hvussur undanfarni røðari hann tyktist ikki at hava umboðið fyri sambandsflokin tykskt ikki ordili at ava sett seg in í uppskotið tí tað er eitt øgiliga stór misskiljing vistim mann heldur at tað bara snýr seg um at tað skal vera á føroyskum tí fer at lesa yrkiskeið landbúnaði er eitt vælumtókt útbúgvingartilboð sum uttanríkis og mentamálaráðið saman við búnastovuni skipa fyri lokið skeiðg hevur rætt til at festa landsjørð uttan tey festi og hava mjólkinaigt haltaði var hensikharias sen sum helt at tað var ein ovara mark tað er tað ikki á hesum hetta ereitt skeið sum er tvey hundrað og tjúgu tímar tað eru seks próvtøkur og ta er eini eini hvat eitur ein sovorðn ceriðgerð afturat so tað er rættiliga nógvir tímar tað eit rættiliga stórt skeið og tá gevur verið rætt at festað øll festir uttan tey sum hava mjólkini sum krevur serliga útbúgving tað eru sum kunnut omanfyri trý hundraðog hálvtrýss festi í føroyum og áhugin fyri at luttóka hesum skeiðnum er ógvuliga stórir bæði ímillum tey sum skulu festa tey skulu sjálvandi hava yrkiskeið men eisini ímillum føs sum á ymiskum orsøkum hava áhuga fyri landbúnaði og tann áhugin tykist vaksandi skeiðið plagdi at vera annað hvørt ár men tað er á hvørjum ári nú og eg kann heilsa og siga at tað er eini hálvtrýss fólk sum melda seg til skeiði hvørja ferð so tað er rættiliga nógv fólk sum fara ígjøgnum hesa útbúgvingina hóast undirvíst verður í føroyskum viðurskiftum so er størstu partin av tilfarinum sum verður brúktur danskar bøkur og norskar bøkur og tá er tað serliga próvtøkutilfarið til dømis í lívfrøði plantulæarutaging tøkni amboðum og húsdjóralæri tørvur er á bókum sum miðvíst eru gjørdar til undirvísing í landbúnaði við støði í teimum føroysku viðurskiftunum og tað er høvuðspangi í hesum at tú í útlendskum bókum ikki kanst lesa um føroysk viðurskifti tað er tað týdningarmesta eg haldi sjálvandi eisini at málið hevur týdning men málið er í veruleikanum altso tað talaða málið tað listna málið føroyska málið er cekundert í hesum tað mest umráðandi er at að tað tann útbúgvingin tá ið hetta nú er gjørt til tann føroyska landbúnaðn hetta verður ikki gjørt fyri at fólk kum fara at kunna flyta landinum og vera landbúnaar verða bøndur uttanlands tá vildi mann tykja eina útbúgving í einum øðrumlandi hetta verður gjørt fyri at mann skal kunna røkja landbúnaðin í føroyum vaksaum landbúnaðin í føroyum og vera bóndi í føroyum og sum sagt so er tað lógarkrav vist tú skalhava festið at tú fert ígjøgnum hetta yrkiskeiði víðari gjøgnum ár og dag er nógv gott føroyskt tilfar gjørt fleiri bøkurir komnar út eitt nú um seyðahald føroyskt náttúruviðurskifti rit um jarðarslit og so frameftir tað finnst eisini eldri tilfar um føroyska jørð altso føroyska mold men partar av hesum tilfarinum kunnu saktans nýtast um at undirvísingartilfar og okkurt av tí verður eisini brúkt men tað má savna so skipast sum fakligt góðkent tilfar vist tað skal góðkennast av av skúlamyndugleikunum til próvtøkutilfar sumt av tí útlendska tilfarinum sumt av tí útlendska tilfarinum kann sjálvandi umsetast og kanska skrivas saman við hesum her føroyska tilfarinum og tað kann vera sovorðið sum grundleggjandi lívfrøðilig viðurskifti altso biologi men sum heild eru treytirnar fyri landbúnaði jørildi vegur vøkstur samanseting av plantu og djórasløgum lendi ymisk jarðarsløg ymiskhúsdjór og so frameftir tað er serstakt fyri føroyar akkurát sum tað eisini serstakt fyri onnur lond altso landbúnaðurin í norrega íslandi í danmark føroyum hann er ikki eins og hann hevur heldur ikki eins fyritreytir og jørðin er jørðini kanska tað týdningarmesta at nevna her tí jørðin er heilt grundleggjandi øðrvísi í føroyum í mun til vis seg samanbera við til dømis danmark tað eru øgiliga fá ting mann kann samanbera við við jørðini í í í eitt nú danmark í føroyum og tí er tað neyðugt at fáa savnið gjørt tilfar soleiðis at mann hevur dygdargóðar føroyskar undirvísingararbøkur til landbúnaða og landbúnaðarundirvísing tilfar sum umframt t verða nýtt til undirvísing í hesum yrkisgeiðndi landbúnaði sum hetta uppskotið snýr seg um eisini kann nýtast á miðnámi og tá verður hugsað um tilfeingisbreytir og vit hava til dømis miðnámi vestmanna sum ger nógv burtur úr tilfeingi og eg veit eisini at ætlanin er at samstarva meira millum búnaðarstovuna og sum stendur fyri hesum her yrkiskeiðnum og tilfeingisbreytina í vestmanna sum skilst so finst ein møguleiki hjá kvøldskúlalærarunum partur av sínum yrkiskeiðnum hevur fyrr virðið skipaðs á vanligum kvøldskúla thevur tað verið ymiskar útgávur av hesum skeiðnum nú er tað liggur tað fasta búnaðarstovuni men tað er ein møguleiki hjá kvøldslærunum at søkja uttanríkis og mentamálaráði um fíggjarligan stuðul til at arbeiði við at gera undirvísingartilfarið men hesin møguleiki røkkur ov stutt í mun til skipað altso meira skipað at fáa gjørt føroyskt tilfar til landbúnaðarútbúgvingina og tá hugsar mann um yrkisskeiði á búnaðarstovuni so stendur eisini at í longdini eigur politiska skipanin eisini at seta sær mál um at bjóða útbúgving og universitetsstøði í landbúnaði og fáa gjørt neyðug føroyskt tilfar til tað og tað sum verður hugsað um her tað er tað at vit hava júlívfrøði sum útbúgving á setrinum og ein rættiliga fittur partur av tí sum verður undirvíst í í lívfrøði tað er ymiskt sum hevur við tilfeingi at gera vit hav eisini øgiliga ofta tosað um at vit eiga at hava at kunna taka partur av universitetsútbúgving innan fyri aling innan fyri fiskivinnu innan fyri tilfeingis sum heild hetta verður bara nevnt tí at vit hava havt tað við fyrr í uppskotum um landbúnað at vit hava umstøðurnar vit hava setrið og vit havaútbúgvingar har mann gott kundi gjørt fak sum snúði seg um landbúnað so at tey sum taka hægri landbúnaðarútbúgving í dag gera tey tað í danmark ella í norra ella í íslandi er forrestini sjálv útbúgving á landbúnaðarháskúlanum í danmark hava e hægri útbúgving hiðani so hvat geri eg her kundi okkurt spurt men men ttað er mann tað hevi verið fantastiskt haldi at um mann kundi tikið ba ella í øllum førum tikið ein part av einari bakkilarútbúgving á setrinum í føroyum løgtingið samtykti í fjør at heita á landsstýrið um at um at seta greið mál fyri landbúnaðini í føroyum tað hevur løgtingið gjørt onkuntíð fyrr men millum tey mál sum vinnunevndin í álitini í fjør tók fram t tey týdningmestu tað var at vit vilja heita á landsstýrið um at arbeiða við størri framleiðslu av mjólk og mjólkaítróttum meira velting og framleiðsla av fóðri og tá serliga fóðri við høgum føðsluvirði og munandi størri framleiðsla og eplum og øðrum grønmetri og fjórða sum vinnunevndin mæltu til var betri útbúgvingarmøguleikar føroysk undirvísingartilfar við støði í føroyskum landbúnaði og náttúruviðurskiftum fer at stuðla undir at hesi mál kunnu røkkast so at tað hangur nokk so nógv saman við teimum ambitiónunum sum vit ynskja at mann skal hava fyri føroyska lanbú sum eg haldi at fleiri flokkar eisini hava sagt seg vilja og ofta úttrykkjað at nú bleiv fleiri nevnd ug hetta her við at mann gekk inn fyri hægri stuðli til landbúnaðin og tað er væl tíman gjarna ynskir at vit økja um búnaðarframleiðsluna men harraformær kundi kanska sagt eitt sindur meira um hetta skeiðið tað eru tað eru seks fak tað verður undirvíst í tar lívfrøði til plantulæra og plantulæra táer eisini alt hetta við jørð og móp tað er tøkni tøkni tað eru øll ambod tog brúkar draktorar so frameftir húsdjór segðir og neyð tað er jú tað primar í føroyum men tað kann eisini vera onnur húsdjór flogfelagar so frameftir alternativur landbúnaður tað er kanska meira nýmótast landbúnaður altso ymiskt annað sum mann kann leggja hjá einum bónda tað er tað kann til dømis vera ferðavinna sum partur av tí og so er tað búskapur og búskapur eru jú sjálvandi tað at duga roknskap og og slíkt er neyðugt tá ið tú rekur eitt størri festi í øllum førum um tú skalt liva av tí og so ger mann eisini eina seruppgávu og har kundi eg mælt tingfólki til at fara í norður á búnaðarstovuna og onkuntíð og hugt í tær seruppgávurnar sum eru gjørdar tí tær eru heilt heilt ómetaliga spennandi øh og tað er sum nevnt tvey hundrað og tjúgu tjúgu tímar umframt eitt eitti eina seruppgávu so tað er ikki eitt nakað tað eriki nakar pinkulítið skeið og tað er rættiliga nógv sum taka tað skeiðið harra formaður eg kundi bara hugsað mær ati líka lagt afturat at eg skilji slettiki ha nakar inni her heldur at mann ikki skal hava undirvísingartilfar á føroyskum í øllum fakum men tað merkir sjálvandi ikki at mann ikki eisini kann brúka útlendskar bøkur har tær eru nøktandi tað er fínt at brúka enskar bøkur danskar bøkur norskar bøkur um tær er nøktandi avbjóðingin blívur um tú brúkar øgiliga nógvar pengar og tíð upp á bøkur sum í veruleikanum eru skrivað við støði í viðurskiftunum í landbúnaðinum í einum heilt øðrum landi so vil gjarna brúka tað síðsta minuttin upp á at fegnast um tann vaksandi áhugan sum er fyri at brúka føroysku jørðina á veltanna at framleiða nógv meira føroyskt tilfar tað er ein av orsøkunum til at hesin vaksandi áhugin er fyri útbúgva seg innan fyri landbúnað er eisini at tað eru so nógv sum hava fingið eyguni upp fyri hvussu nógv ymisk í veruleikanum kann dyrkast í føroyum eplini kenna vit øll men tað er eisini nógv mátari at dyrka eplir uppá og og hevur mann eitt sindur meira innlit í hvat er gott og hvat er verri í mun til jørð tá ið mann fæst við eplir so er tað kanntað vera øgiliga stórur munur á úrtøkuni men vit hava allar hinar møguleikarnar eisini tað e ein lang grøð av av grønmeti sum kann veltast vit hava at og móltmentarskúlan í sandoynni og vit hava sum nevnt hetta her tilfeingisbreytirnar í vestmanna og vit hava ta skeiðið á búnaðarstovuni umframt at nøkur fak eru á setrinum so her eru rættiliga nógv sum ger at tað er kløkt at seta pengar av og fara undir at fólk sum maskinføri deg fara undir at framleiða gott tilfar sum er bæði til hetta skeiðið men
eisini til onnur sum eg áhuga fyri økin takk fyri a formeg
hannes joensen eina viðmerkingeg ætlaði bara at spyrja bjørt samuelsen nú nú lýsti hon eina eitt skeið við tvey hundrað og tjúgu tímum eg veit ikkimeg at hanga tað rætt altso kanst tú líka lýsa hvat hvat tekur mann tað í føroyum eg skilti at lanum tað var eitt styttri skeip á tríggjar dagar og so er ai so mást tú til uttanlanda næmantar útbúgvingur men er nakað millum ting har sum tú kanst nmatar í føroyum og uttanlanda ella bara líka sum
kunna kunningum
bjórs samelsenja lón um landsheu seti krav skalt tú festa so skalt tú hava ávísa útbúgving ella tú skalt hava omitar tú skalt hava tað er ávís leikakrøv sett og tað hevur so verið í ymiskum formum men fyri nøkrum árum síðani bleiv tað skipað sum eitt yrkisskeið í landbúnaði á búnaðarstovuni og tað er so stórt sum eg nevni ja tað er tvey kvøld um vikuna faktiskt í næstan hálvt ár so tað er eitt rættiliga stórt skeið og tað er rættiliga umfatandi tilfar mongdatilfarið eisini og sum eg havi skilt tað ætlað mann at halda fram í tí støði sum er nú og mann ætlar eisini at menna hetta skeiðið og o og tað er mentamálaráðið sum bjóðar tað út og tað hevur verið ja nokk so nógvar ferðir eftir hondini eg haldi hevur verið kanska ikki gu ja tíggju og fimtan ára ella okkurt sorðið tilsamans haldi eg men sum nevnt hevur verið í ymiskum formum tað hevur eisini at verið á kvøldskúla skeið og hetta er so tað sum eg eri í løtu
og hetta er tað mann ætlar at halda fast tíð og hækka støðið á og arbeiða víðari við og tað er gravgangur
takkfyr hara formaður jú eg haldi ati tað sum stendur í otinum er áhugavert og nú komi bjørt samelsen eitt sindur inn á heta her í sambandi við at eg havi nevnt hetta við í sambandi við og tá tá meini eg gekkg lært í sambandi við tað at tá mann fer inn oghyggur eftir landbúnaðinum so so er taðhetta her við stuðli kanska serliga til mjólkastuðul og tað sum eg meini harpeint tað er tað at mann at mann í einom hvørjum føri hyggur eftir hvat er tað tú ert upp móti altso tað at tú kanst innflyta mjólk sum er bíligari intann føroyska tað betíðir bara tað at hon er stuðlað nógvar ferðinar meira enn í føroyum tað útgangsstøði haldi eg vit eiga at hava í øllum førum tá ið vit diskutera øgiliga nógv viðurskiftir altso hvat er tað tú ert upp mótur tí eg haldi at tað er tað er umráðandi at vit vit styrkja ta føroysku framleiðsluna og at vit eru sjálvbjargin tá ið tað kemur til mólkframleiðslu eplir og sovíðari sovíðari
tað var líka sum tann parturin eg vildi vísa takk fyri
bjórt samelsen ja altso eg eri púra samd við henis zhachariasen og og tað er eisini tí at eg nevni hetta her við altso nú er tað soleiðis at at skalt tú yvirtaka mjólki festi so krevur tað meira enn hetta yrkiskeiði og eg haldi atað viverið fantastiskt um eg brúktu tær resursurnar vit hava í føroyum eisini hetta her við tað undirvísið sum longu er á setrin um lívfrøði a men útbygdi tað til at kunna hava nakað við landbúna at gera samskipaði tað við hetta her rímiliga stóra skeiði á búnaðarstovuni og gjørdu tað soleiðis at mjólkibøndur eisini kundi taka í øllum førum meginpartin av sínari útbúgving í føroyum tað hevði jú lægt fantastiskt um eg halditay a vera fantastiskt mál at setti sær vit sóu hefta her við hesi her ungu bóndahjønini eyðu tey vóru ikki s ung men hesi bóndahjúnin sum høvdu fingið sær nýmótans fjós tiet komu eitt áv viðareiði tað kom eitt í syðradali fyri fáum árum síðani og vit kenna øll tað úti á havnardali og tað er soleiðis at tað er framtíðin og nú í sambandi við ettaher
tørka er komið so fer mann eisini at byggja nýggjar brunnar so tað er ímóti ein
nbúnaðin so er ta jaspur langaard ja takkfyrihra formaður eg vil koma upp a svara aftur um eina løtu um eg hvi lisið uppskotið um eg havi skilt tað men lat tað liggja fyrst nú segði bjørt samulsen um at her liggur so øgiliga nógvar serviðgerð og hevur gjørt so ela nógv tilfar innan fyri hesi seks ymisku umráðini og tað er so øgiliga viktigt at tað verður brúkt og umsettu hetta her tað sum kann undra spyrjaran eitt sindur tað er tað meg hví hevur mann sog ikki gjørt tað visti tað at finst so nógv tilfar og er so nógv gott og tað er so stórur tørvur so standi g itt sindur spyrjandi hví tað skalver eitt lógaruppskot skum skal koma ígjøgnum fyri at hetta skald vera koma skal skal kunna

bjórs samelsen takk fyri ja nú er tað langt síðani ati mín flokkur hevur umsitið mentamál og eg havi ikki nakað gott svar upp á tað tí so eliga nógv annað undirvísingartilfar til bæði miðnámsskúla og universitet sum ikki er gjørt eg haldi at jaspur langaard hevur sett sær mál útav tað er at tosa hatta niður og
tað má hann gjarna eg havi ikki meira at siga
takk tá ið eg haldi eisini hjá mær tað er ein sjálvfylgja at vit fáa føroyskt undirvísingartilfar men tað sum eg haldi tað sum eg hevpti meg við tær eini setningurin um universitetsútbúgvingar landbúnað í føroyum og at tað spyrja bjørt samuelsen hjá formannin um um tað generelt eisini at vit hava nakrar góðar útbúgvingar sum vit bjóða í føroyumlærara og sjúkraførarfrøðing og ymiskt og vit hava eisini orkuverkfrøði men vit hava haldið eina øgiliga týðiliga mangul upp á tað sum skuldi verið mest innvísandi nevnd innan fyri fiskivinnu og kanska eisini landbúnað undirvísingar á umverkstestøði í føroyum hevur bjørt nakra forkláring upp á hví

so er takkfyri bjórs samuelsen j takk fyri eg kann í øllum førum siga vit rættiliga nógv ár hava tosað um at vit eiga at útbyggja okkara universitet til eisini at hava tilfeingisútbúgvingar í øllum førum á bakcilarstøði í dag er tað soleiðis at tú kann jú taka bakchalarar í lívfrøði til dømis og so fara uttanlands at lesa og taka ein mastaðr uttanlands tag verð ain sjálvfylgjahaldi at mann legði seg eftir at kunna útbúgva seg innan fyri aling innan fyri fiskivinnutilfeingi og innan fyri landbúnaðartilfeingið ið haldi tað hevði erið heilt fantastiskt tí vit hava eitt universitet vit hava góðar útbúgvingar har at mann fekk tær so málrættarar meira til at vera øgiliga fukuseraður upp á føroysk viðurskifti eisini tá ið tað snýr seg um fiskivinnu og og aling umframt landbúnaði tað haldi eg hevði verið einastandandi gott og tað krevur kanska at mann setur sær
at má seta mær nøkur mál takk fyri ja takk so er tað bjarni hammer sum er næsta røðari
bjørt samelsen tað er í botgrudfaktiskteittgott mál tað sum bjørt samelsen eisini vísir á tað er nemliga tað at eitt er tað at mann feær undirvísingartilfarið á føroyskum sum sjálvandi er skilagott hitt er tað at tað er verulig ein himmal við munur til dømis at velta danskajørð og at velta í føroyskari jørð tað vita øll sum bara hava prøvað at grivið eitt lítiðsindur av havanum einaferð hi tíðina at tað er ein so stórur munur sum vit ikki kan frastylla avsær mann kann siga teg kanska meira taknemmiligt at velta niðri tí har g slett lítið áv gróti og bjørðum er sum honn er gott mok ka halda føroyingar tað haldi eg eisini at tann føroyska gróðrarjørðin er tann besta sum sum finst men tað eru onnur ting millum annað varð nevnt hetta skeiðið tað stutta skiði til hálvtrýss sjeyðir eg havi sjálvur tikið tað skeiðið og tað tilfarið er sjálvandi øgiliga avmarkað men tað er sjálvandi tað er alt á føroyskum tae eitt gott skeið sum halda eg øll kunna taka sum bara vilja fáa eitt lítið sindur av innliti íí í landbrúkí føroyum sjálvt um tú ikki hevur seyð ella tú hevur jørð so er tað trúliga gott og og spennandi og faktikteitt stuttligt skeið upp á nakrar fáar dagar tríggjar dagar var tað tá ið eg var sjálvur sum fýri gongur nør norður kollafjørði tað sum er suman kann eisini vísa á fyri at smakka um hvussu avmarkaður landbrúkið í føroyum er tað er tað sum er tað er stuðul veltustuðul t tað er fóðurstuðul men tann stuðulin er haldi eg sjálvur í so lítil enn fyri at okur kunnu eggja bøndur serliga nýggjar bøndur til veruliga farið velta tað føroyska føroysku jørðina so hon kann brúkast til meira skilagott enn bara til seyðiat ganga á tað er nakað sum eisini manglað nú millum annað hevði okur ein fyri nøkur ella nú tað sjá nógv ári síðan kanska eg vil sagt ja tað tetta tættar í eini tretivu árum síðan hevði grein grísafarm í føroyum sera væl umtókt sjálvforsýnandi í grísakjøtið men av keðiligum orsøkum so bleiv hann niðurlagdur og bleiv ongantíð reistur aftur og tey sum kenna tað málið vita at tað var øgiliga syrgiligt mál sum aldrin burdi verið komið har sum tað kom men tað hevr so gjørt á øllum feru tay at eingin hev torir at færa gongd í tað tar verður víst á ísland fleiri ferðir nar tað er eingin ivi um tað íslendara eru sera sera ranraframmanliga eisini innan fyri fyri landbrúk men nakað sum teir eisini eru sera frammarliga innanfyri tað er milum anna fiskivinnu eg var í íslandi fyri trimum árum síðan ogfran fýra árum síðan eisini har vísta seg at íslendar ferð intil fiskini teir hava íslendsk tilfar í øllum innanfyri fiskivinnu akkurát hvussu tú blogarafisk tey hava ein annan faldar hvussu tú skalt hægreiða saltfisk hvussu khvussu við køling hvussu fyllur tú í millum annað í kassanir tey hava eisti aka heilt aðrar nakar heilt aðrar framkomnar íns kassar sum eru upá tvey hundrað kilo sum hava nakrar sendarar inni í sum vísir at teir trukkførarin tekur ein kassa upp so stendur tað beinari lýsir tað beinanveg inni í at kølingin er kanska ikki góð í høgra jørðini har má hann líka fáa flutt eitt sindur upp á ísun ella koyra eitt sindur meir í s í og tað eri eg veit til feldivust tað r ikki einsovnur kassi í føroyum ger tan mun ella ikki tað veit eg ikki men har eru øllum førum nógv sum ting mann kann læra har sum hann veruliga fer niður í smálutirnir hvussu millum annað fiskur skal hægreiðast og tað hava teir eisini í íslandi gott nokk innan fyri eisini innan fyri landbrúk visu okur mn land er ni a snakka um tað t tað er eitt serligt land tað er eitt sindur eitt sindur innilukku at eta har sum teir halda øgiliga tætt til sín sjálvs

men javnaðarflokkurin er øgiliga positivu frá hesum her uppskotinum ikki sum heild men bara tí at sjálvandi skulu okur hava so nógv føroyskt tilfar sum evirhøvur møguligt okur vilja eisini hava tað at okur vilu eisini hava tað at mann hygur eftir føroyskum viðurskiftum tá ið mann hugsar um landbrúk ikki bara importerar alt uttanífrá men í botnigrund tað eg vildi við mínari røðu tað er tað at okur mangla veruliga tilfar í høvuðsvinnuni í føroyum

tey sum ganga vinnuháskúlanum sum eg skilji frá okra kæra man kan kalla fyri okra eldra í í flokkinum so verður tað seg ikki nakkað um fisk yvirhøvur at tað verður snakkð um at sigla skip men hvussu tú skal køla og hvussu tú skalt hægreiða og hvussu tú skalt gera tuga hvussu longr tað skaldt vera tað kemur ikiup á tal fyri nógvum árum síðan segði okra kóðigarður hendnrik old at tá hevði teir fleiri tímar um vikuna bara hon snakkað um køling hægreiðingan av fiski og so víðari tí vil eg siga at hetta uppskotið er skilagott men okur mangla eisini at flyta ykum yvir til høvuðsvinnuna og siga hvussu kunn okur fáa meira tilfar hvussu kunu okur fáa hvussu kunna koma víðari so okur fáa allarmesini fyri eisini okara høvuðsvinnu okara fisk so at øll hægreðan líva
og líka gott takk fyri harra formaður
bjørt samelsen fær eina viðmerkinja takk fyri eg haldi bjarni hammer helt eina áhugaverda røðu hetta snýr seg um tilfar fyrst og fremst til ettaher skeiðið sum er tvey hundrað og tjúgu tímar og sum har tú kansn festa øll festið uttan tey við mjólkini heiti ikki havta lítla ksum bjarni hammer nevnd men eg haldi akkurát tað sum bjarni hammer tosar um hetta her við at hava fokuserað upp á hvalittgóðsku hvat er tað sum skal til øll tey viðurskiftini kring tað eg haldi akkurát at at tað er tað fokusu vit eiga at hava eisini tá ið vit nú hava góðar útbúgvingar til dømis á setrinum altso at mann fær tað inn sum ein part av tí tá ið mann lesur bakki í lívfrøði til dømis ella altso at mann hevur fakisktsm líkist tí tí tað e nógv lívfrøðilig viðurskifti knýttav tí sum snýr seg um góðsku á fiski so ja lat okkum taka lógvartekst saman og fáa tað á skrá og fáa tað framt soleiðis at mann kann hava eisini útbúgvingartilboð umalt
tað tilfeingið sum vit jú
liva av takk fyri
jóhannes joensenja takk fyri ja eg samduvi bjørt samuelsen at millum annað vóru okur inni á og vitjaði haldi eg landgamiðstøðina inni á toftinú her fyri øgiliga áhugavert at hoyra men tað sum gekk aftur har tað vísta seg at hvussu ber tað til at akkurá hasin báturin har fer vrður har verður altíð alt fyrst selt at greiða svarið er beinanvegin jami tí allur keypararir hava funnið útav og vita at hasin báturin har hann hægraiðir altíð sín fisk akkurát soleiðis og hann er tervitað av vita av at tað er ordiliga góð kvalitetir tað er ordiliga kølt niður tað er blóggordiligt og tað er hægri eitt ordiligt meðan nógv av hinum bátunum tað var so sum so skiftandi prísur tí tað verður øgiliga gott hevði mann kunnað hevði tað bor til at okur fingu allar at roynt at verið líka góður sum tær bestu og tað er har millum annað olympiskfiskarí og annað kemur inn og mam má royna at flyta seg burtur frá
takkfyriharar formaður jóhannes joensen takkfyrhar formaður ja at tað er sera viðkomandi tað sum bjarna hammer snakkar um hetta við góðsku og at hyggja eftir hvussu mann kann fáa tað besta burtur úr til dømis fiski og landbúnaðavørður eg hugsi ein set ein spurningr til bjarna hammer vit vit innflyta ølilia nógvir stráðfórur úr úr íslandi kundi mann gjørt meir við til dømis okkara egna stráðføru tað eru nógv onnur ting eisini vit innflyta sum sum vit kanska kundu fingið betri burtur úr føroyskum tilfeingi tí vitt ldu høvdu góðs kaðtað rætt so høvivit fingið tað allarbesta kvalitet
takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja okur flyta eina heilt óalmindiliga stóra noktir av stráðfóðri inn úr íslandi serliga eisini í danmark men serligaur íslandi og taðer eisini gott fóður har koma við tað er eingin ivi um tað men okur mangla veruliga jørð velta jørð í føroyum og tú fer oftani bøndurin í dag at hava kanska ikki yvirskot til at fara og velta eisini serliga tá ið veltustuðulin og stráðførarstuðulin er so mikið lugur sum hann er vist tú skal fáa fólk at velta stór øki í føroyum sum nei eisini og pluss tað at ja tað er so dag um on blívur sligin el ikki men tað er eingin ivi um at tað blívur for lætt at innflyta stráðftóður í mun til at velta og at sláa sjálvum men tað tað er lætt nógk at standa her og eggja bøndunum at gera tað men tað er eingin ivi um at ein loysn eigur at finnast og har hevur landsstýrismaðurin eitt stórt eitt stórt toymi á fólki sum einki annað hevur at gera enn at hugsa góðar tankar fyri
í hesum førum landbúnaði takk fyri formaður
so er tað jaspur langord sum fær orðið gerst vælja takk fyri at formaður tað hevur verið nevnt frá bjørt samansin at eg ikki havi skilt ella lisið uppskotið so eg ætlaði við løgtingsformanni at fáa loyvi til at lesa nøkur ting úr uppskotinum og kanska nú kemur bjørt samansin upp aftaná kanska kann hon so greiða meiri frá
hvat er sum eg ikki havi skilt akfyri hara formaður yvirskriftin er føroyskt undirvísingartilfar í landbúnaði tavil siga vit skulu umseta føroyst føroysk gera føroyskt tilfar til at undirvísingartilfar l til landbúnaðin og so stendur longur niðri í uppskotinum hóast undirvíst verður í føroyskum viðurskiftum so er størsti partin av tilfarinum sum verður brúktur danskur og norska bøkur til dømis nevnir so uppskotstillarin lívfrøði plantulæru taging tøkni amboð og hústjóralæru og tá ið hesi heri dømini verið nevnd sum mann sigur er í dag donsk og norsk sum ganga út frá ta tær bøkur mannr man skulu skipa til mann ynskir tað skuldu vera umsettar til føroyskt so eg havi øgiliga ringt við at skilja men hvat er tað úr uppskotinum eg ikki skilji eg kann ikki fara at ákæra at upuppskotið er illa orðað tí tað er tað sjálvandi væl orðað men eg havi ringt við at skilja hvat er tað eg misskilji ella hvat skal eg skilja øðrvísi og so stendur víðari í longdini eigur politiska skipanin eisini at seta sær sum mál at bjóða útbúgving á ella universitetsstøði í landbúnaði og at fáa gjørt nýtt neyðugt føroyskt tilfar til tað kann hetta misskiljast nei uppskotið leggur upp til at vit skulu gera føroyskt tilfar sum eisini skal brúkast á universitetsstøði og so kann mann siga men hava vit í dag nógv føroyskt tilfar á universitetstøði innan fyri annað øki eg havi eisini lisið á fróðskaparsetrinum eg haldi eg tori at siga at eg las vist onga føroyska bók innan fyri nakað og og hví vit hví akkurát landbúnaðurin skal hava sovornar sersøndur tað kann vera tí bjørt samelsen sjálvur lisið innan fyri tað tað skal ikkikunna siga men í øllum førum so kann eg siga at eg eg dugi ikki ordiliga at skilja hví at hetta her uppskotið skal hví uppskot skal gerast til at vit skulu gera føroyskt tilfar til universitetið í føroyum til at undirvísa landbúnaðin eg haldi at vit hava í dag allar góðar útbúgvingar vit skulu strepa eftir at fáa útbúgvingar á høgum støði vit skulu strepa eftir at fáa ein góðan landbúnað eg haldi landbúnaðurin er er væl rikin í dag vit skulu strepa eftir at halda tella landbúnaðin á einum høgum støði og er tað trupult hjá fólki sum ikki duga at lesa so skulu vi heldur fara inn kanska gera talgilt tilfar og annað soleis at fólk upp á tann mátan eisini kunnu læra seg at lesa tað tilfarið bjørt samuelsen nevndi so eisini ati at tað finst øgiliga nógvar góðar serritgerðir innan fyri øki í dag taðvlsi at vit hava eina rúgvu av tilfari sum longu í dag er framleitt sum sikkurt eisini gott kundi stuðla undir ta undirvísingina sum longu verður gjørt og eg eri eisini vísur í at varda ein tørvur á at tað tilfarið kom út í bók jamen so vóru tað ikki meirin ei upplagdar mann gjørdi tað hví skulu vit her inn fara inn at lóggeva at eitt ávíst bók skal gerast út á føroyskum og so spyrji eg hvar verður tað næsta skulu vit so eisin fara inn at vit suld gera eina ukrevja at ein onnur bók á føroyskum lóggeva fyri hvørjam einstaka bók altso eg eg havi ringt við at skiljahetta uppskotið og eg eri farði harmur um tað takk fyri hara formaður
ja so er tað bjørt samelsen gersu væl ja nú haldi eg forstóð hvar eg fari á sporðinim hjá jaspur langaard tað er møguligt at tað er ikki nóg greitt orða men nettupp avbjóðingin at bøkurnar sum verða brúktar eru í útlendskar har er avbjóðingin tann innihaldi er harvið eisini tikið við støði í viðurskiftunum í landbúnaðunum uttanlands sum eru grundleggjandi øðrvísi enn tey í føroyum tí má mann framleiða føroyskt tilfar sum snýr seg um føroyska landbúnaðin um føroysku jørðina um mátin plantur vaksa í føroyum eplir og aðrar plantur um seyð og um neyt undir føroyskum viðurskifti føroyska bøkur so stendur sumt tilfar sum til dømis lívfrøði har tað er eg altso hevði hiðugt á sama grundleggjandi lívfrøðiligviðurskifti tað kann mann gott umseta tað er tað sum meinast við harumframt er eitt ikki eitt uppskot um eina lóg eftir uppskot til samtyktar um at mann setir pengar av til og at landsstýrismaðurin fer undir at tryggja at slíkt tilfar verður framleitt sum eg veit mann ynskir á nógvum øðrum økjum innan fyri miðnám í føroyum

ja takk fyri formaður eg kann bara fyrihalda meg tað sum stendur í uppskotinum ikki hvat bjørn saman sum hugsar hon vísir til nakrar danskar og norskar bøkur sum eru í lívfrøði táðing tøkni amboð og hússtjórar og húgdjóralæru og so gangi eg út frá tá ið mann so tosaðra um at vit skulu hava føroyskt tilfar so gangi innan fyri tí tað teyð tey tær bøkurnar sum hon í dag vísi til eru á donsku

so er tað bjørt samelsen sum fær orðið ger su væl taðk fyri ja júst sum jaspur langaard segði so vísi eg til at hesar bøkurnar sum hann so væl nevndi tær eru allar skrivaðar út frá donskum og norskum viðurskiftum tí er tørvur á at framleiða føroyskar bøkur og tað er tað sum stendur øgiliga greitt í viðmerkingunum men lat tað fara og spurningurin er um hetta høga løgting og tað haldi at øll ramsøgufólkini uttantak hjá sambandsflokkinum hava lagt dentá at tey halda at tað er umráðandi at mann hevur føroyskt tilfar til undirvísing í føroyska landbúnaðinum og eg fari at takka framsøgufólkunum fyri tað eg haldi tað eri komin nógv góð ting fram í sambandi við viðgerðina avhesum málinum eitt sum eg havi hug at nevna eisini tað eru tá ið mann hugsar um framtíðina hjá landbúnaðinim so hava vittikið hvønn annan í ei her í í øllum førum í tann mun at vit fyri nýliga samtykti hetta her uppskotið um at heita á landsstýrismannin um at fara undir ein miðvísan búnaðarpolitikk har mann seti sær nøkur greið mál og har vísti vinnunevndin serliga á atsi her tingini við at fáa velt meira fáa velt meira í føroyum soleis at mann kann framleiða meira føroyskt størri mongdir á føroyskum stráðfóðri við hørði góðsku at mann kann fara undir at framleiða størri nøgdir av ikki bara eplum men serliga eisini av grønmeti og at mann styrkir møguleikarnar fyri útbúgving innan fyri landbúna í føroyum og so sjálvandi eisini størri framleiðslu av av mjólka og og mjólkavørum og eg haldi at gongdin er nokk so áhugaverd nú sóu vit hetta her í innslagið við hesum her hesum hjúnunum á varmakeldugarðinum sum hava lagt um til robott og vit vita at tað er tað er eisini t næstan líka líka nýtt fjós á viðareiði fjósið í syðradali er rættiliga nýtt eisini og vatnaskørin tað er ikki so nýtt taer nøkur ár síðan tað kom tað var tað mestframkomna fjósið tá og á oyrareingjum tað er tað verður so ikki mjólkifjós longur men tað tá ið tað kom í sínari tíð fyri rættiliga nógvum árum síðani tá var tað eitt stórt framstig og so hava vit eisini tað stóra modernaða fjósið á havnardalir sum eisini hevur nokk so nógv ára baki tey fjósini er tað eingin ivi um at tit framtíðin altso eingin framtíð liggur í hesum heri gomlu fjósunum har neytini eru fastbundin og sum ikki eru nútíðarhóskandi og tað er eingin ivi um a tey sum hava tikið hendan partin fram í viðgerðini áv hesum málunum hava rætt í at vit mugu vera rættiliga vísskygd í mun til hvat vit vilja við okkara landbúnaði men hetta snýr seg um undirvísingartilfar og ein partur av av tí er jú sjálvandi hvussu tú fert við jørðini í føroyum tí jørðina í føroyum ír grundarlagi undan landbúnaðin har er tað mest spennandi verkætlanin sum er í løtuni tað er jú et her førska sum er sett á stovn sum skaltað er biogafsverk sum skal sumsavnar inn altaltso alt tilfarið úr brunnunum úr úr hjá hjá bóndunum og sum so og eisini frá frá alufyritøkunum og og framleiðisu biðigass men so er altso eg normamongdir av tøinnisum vera og tí er at verkætlan í gongd nú við at byggja uppfjós nei byggja upp brunna kring alt landið ogtað er ein verkætlan sum byrjar í ár og tað fara vit heilt sikkut at hoyra nógv meira um og tað er eisini áhugavert í mun til undirvísingina í landbúnaðin frameftir og vitanina um hesa her risamongdirnar og taðingarevni sum man ferðast breiða út um landið ger man tað rætt so kann tað føra til at jørðina í føroyum blívur nógv betur meðan ger mann tað skeivt so kann mann noyði leggja øgiliga stór øki bara bara fyri at taka eitt dømi um eitt evni sum mann noyðist at vita rættiliga nógv um tí at tað fer at henda broytingarlandbúnaðin sum fer at broyta tað við taging rættiliga grundleggjandi eg vænti at tað fer mann at hoyra nokk so nógv meira um tær komandi tíðina men aftur til undirvísingartilfar so snýr hetta seg um at fáa føroyskt framleitt føroyskt tilfar tað føroyska tilfarið tað finst sumt grundtilfar sum kann brúkast men nógva tíð má framleiðast frá grundini av og tað vóni eg ati at landsstýrismaðurin í hesum førum verður tað so landsstýrismaðurin í mentamálinum hetta málið fær í mentanarnevndina ati at hann er við upp á tað at mann leggur eina greiðar ætlan fyri hvussu mann kann fáa framleitt meira føroyskt tilfar til til undirvísing til
útbúgving í landbúnaði í føroyum
henniold eina viðmerking ja eg haldi tað at hetta her varð velt upp á nýggjum taeei ófatilig rúgva at at pengar brúkt til at velta upp á nýggja í mínari tíð og útslitið til dømis í suðuroyni verður tað at eingin gúgvar eftir ommikið av jørð veltarajørð ja siguri eg meg sjálvan men problemið er er ii eikki tað a so eg havi omviki av jør eg kundi eg kundi havt so nógvar gularøtur at tað var tiltil fimm árs forbrúk problemið var at mann tímir ikki altso móti døvurskapinim stríða skuvdan og forgevis og tað er okkara sørsta problem ikki bara í hasum inglusivur meg sjálvan inglusiv meg sjálvan soleiðis et tað bara aso tað ertað er so ólukksáliga nógv nemmari at fara at keypa fimm gularøtur í ein handlu
ella leggja flatur og velta
jórssonvólsoyar ja altso akkurát orðið donaskap er kanska tað síðsta orðið eg vildi brúkt fyri tey sum veruliga fáast í landbúna í føroyum tí tey stríðast frá morgni til myrkurs og har eru fleiri av teimum sum royna at koma í gongd við nýggjar framleiðslur vit hava sæð teir dømis út í dímun at tey velta nógv meirøtur vit hava sæð teir ymsastaðni í føroyum til fleiri bøndur eisini vit síggja teg sandoynni við alt tað sum veltan hevur gjørt tað sum fleiri bøndur í sandoynni hava gjørt við framleiðslu av ógvuliga fjølbrotum og grønmeti vit kunnu tíbetur keypa tað her niðan mitt í havnini ja ikki hvørja viku men øgiliga ofta og tey ganga so til tey mann skal hugsa um mann skal ikki hugsa at nógv um tey sum kanska ikki tíma at velta tað at eingin kúgvur eftir suðuroynni talið er harmiligt men eg gangi út frá tað snýr seg um tær frítt umsetiliga
tilt mjólkarkvoturnar sum er ein privat skipan sum bøndin sjálvir hava eg halditað er ógvuliga harmiligt at suðuroynni hevur mistsin mjólkineyt og vóni at at tað í framtíðini ber til at bygja uppaftur takkyrija takk fyri formaðurin fer at minna á at hetta uppskotið er tað føroyskum undirvísingartilfali tilfarið til landbúnaðin í og eitt ikki eitt eygalorðaskifti um landbúnaður vit eru í holt við fari at minna á minna tingfólk á vit skulu jú viðgera sjey uppskot í dag so tað taka vit eina aðru ferð eyðalorðaskifti so er tað siri stenberg sum
fær orði ger su væl takk fyri harra formaður eg fari at halda meg til málið sum er at hava føroyskt undirvísingartilfar meni hóast eg kann gott siga tað at gularøtur vaksa sera gott í vági bistmann tímir men hetta snýr seg um at fáa føroyskt undirvísingartilfar til landbúnaðarskeiðið og tað haldi eg faktisk er ein sjálvfylgja at mann roynir at hava føroyskt tilfar allastaðni har mann hevur við útbúgving og skúla at gera tað eigur tað eigur faktisk at vera mótsagt at at visti mann ikki hevur tað so diskuterar mann tað tað eigur at verða reglin og ikki undantakið og tað skulu eru nogvar góðar grundir til tað sjálvandi er tað tað reint málsliga tað at okur skula verja og menna okra mál men tað er eisini tí at tað undirvísingartilfar sum okur hava skal taka støði í føroyska samfelagnum og visti mann tekur landbúnaðin so er tað kann kann tað ikki altíð vera samanbaraligt at lesa um hvussu tú veltur í danskari jørð ela norskari jørð ella hvar tað so er tí bæði bæði tað øgeologiska ella og eisini virðilagið er ymiskt so sjálvandi skal mann hava tað tað hevur verið ein kampur allar dagar at fáa føroyskt undirvísingartilfar og føroyskt mál inn har sum tað er eg haldi tú gjørt teit rættiliga stórt arbeiði við við tilfarið í fólkaskúlunum har har er komið nógv gott tilfar tey seinnu árini miðnám kundi gott verið nógv meira har haldi eg a r ein mangulvøra og nógv av teimum nýggju útbúgvingunum sum eru settar á stovn har er so at siga einki føroyskt undirvísingartilfar ela hvørfall avmarkað so tekur eisini tær útbúgvingarnar sum til dømis við heilsuskúlanum so er ein stórur partur ikki av føroyskum eg hoyri ikki meg sjálvan
eg fór nógv í gang í salinum røðarin hevur eitt trupulti at hoyra seg sjálvan so tað er ennum verið hjá teimum sum vilja hoyra røðarintað er ikki so longt tíðsæðandi og krøddi eisini eitt uppskot her um at mann skuldi hava føroyskt sum rættarmál og tað er sjálvandi tað við at mann vil menna eitt fakmál men tað er eisini tær við at mann sum borgari eisini má kunna útryggja seg á móðurmálinum men tað er eisini tað sum liggur í tí at tá ið mann manglar føroyskt tilfar innan fyri forskerligu fakøkir hvar tað so er so hevur mann eisini tær sum hava rópað fyri økismiss innan fyri tað málsliga og tað kann mann eisini øgiliga lætt fáa innan fyri landbúnaðin við sum mann ikki hevur tilfar tí mann hevur ikki kanska tey orðini verða ikki brúkt so tí skal mann sjálvandi hava føroyskt tilfar samskiftistøknum er eitt annað haldi eg stór mál har mann eisini má fáa tilfar inn og so haldi eg at onkur eisini eiga at spyrja okkum sjálvi hví okkurt veruleikan er komin á nøkrum frontum kanska so langt sum okur eri men eisini á nøkrum frontum so stutt tá tað kemur til mál tí okur vita gott tað at einki rennur upp úr turrum føroyska málið kann bara mennast og verjast í føroyum og tað var ikki í fyrrini í áttaogtretivu nítjan hundrað og áttaogtretivu at okur fingið føroyskt skúlamál tað er ikki ein gang hundrað ár eg havi gudsfrøðina ommu sum so ikki er her meir men ongantíð havt føroyskt skúlanum so at mann skal ikki taka tað sum um at tað er ein sjálvfylgja at mann bara fer tað mann hevur tað bara tí at tað er nøkur sum hava kempað fyri tí og tað er tey somu sum eisini kempaðu fyri at fáa føroyskt inn í kirkjurnar og fingið umstø bíbliurnar og alt tað sum hava hava slóðað fyri at okur yvirhøvur hava føroyskt skúlamál og tí eigur okur sjálvandi at fylgja tí slóðini og tryggja at okur eisini hava føroyskt undirvísingartilfar á øllum økjum og sjálvandi eigur okur at standa saman um at hava eitt føroyskt undirvísingartilfar í øllum liðum og tað má vera okra sjálvfylgja tú kanst síggja gott tað at tá ávirkan úr øllenskum er stór og har hon kanska var meira frá donskum fyri nøkrum árum síðan sum er kanska frá enskum nú tað broytist og øll tann atgongd mann eisini hevur til miðlar og vitan í dag broytist eisini og verður stýrlig og stýrlig og tí mugu taka eisini nógv stýri tøk fyri føroyska málið her inni frá og tað haldi eg faktiskt er eitt mál sum hevur fingið alt alt fornítlan ans tey seinastu nógvu árini takk fyri tá tað er onkur viðmerki
kring ingilin didisen strøm ger so væl takk fyri frú forkvinna eg haldi tað er áhugavert ta siri stenberg kemur inn á hetta við tí føroyska málinum og hvussu týdningarmikið tað er at vit ja at vit hava tilfar sum er á føroyskum og har sum vit kunnu gera okkum føroysk orð tilhetta ymiska og sum vit fara at brúka íí daglidegnum ja til endansa ø eitt annað tað er hett her við akkurát undirvísingartilfarinum í landbúnaðinum eg veit at sirið veltur rættiliga nógv grønmeti sjálv tað geri sigur stenberg orsaka røttur veltur sjálv tað geri eg eisini og eg sakni veruliga at mann hevur eitt grundarlag eitt eitt grundarlag fyri vitan á føroyskum sum er tillagað til føroysk viðurskiftir hennika old sigur at fólk eru fordovin til at gera hetta men tað eru altso nógv fólk sum eisini sjálv uttan at vera bøndur velta til til sín sjálvs so eitt er at at mann ger hetta tilfarið sum kanska kann leggja liggja til grund fyri at eisini vanlig fólk
inkunnu
ja takk siristenberg ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja er púra samd við ingilíin ditersen strøm at tað er akkursum eitt sovorður ráðkhar tað eru fleiri fleiri sum vilja gera meira burturúr at at at framleiða altso sjálvi at velta oghvørta sínum og tað er næstan einki tilfar um tað og tú kanst lesa á teimum pakkunum tú keypir fræ og hvørta sínum og tað er alt rættað til tey viðurskiftini sum eru uttanlands har har sum tað veksur up á ein heilt annan máta tað finnst faktiskt einki ordligt tilfar á føroyskum tað kundi verið við til at økt eisini um framleiðsluna og sjálvandi er tað tað meira málsliga eisini at okur mugu at hugsa um at at hava føroyskt mál inni á øllum økjuum so okur ikki fáa tann æøkjist missans faktisk sum sum er nokk so týðiligur innan fyri summi ki so at tað eru at verja føroyska málið men tað eisini fyri at geva fólkinum vitan fyri
til størri sjálvbjargni takk fyri
er so væl takk fyri at sigur steðnubøkur vísti hetta við týdningi við málinum og tað er sjálvandi týdningarviki men sum eg havi víst á at seta primur í hesum uppskotinum tað er at tilfarið er framleitt útí frá teimum føroysku viðurskiftunum sum er og bara man tað hevur vit nú dáma fólkið óliga væl at velta eplir í føroyum og tað er gott men øgiliga nógv keypa evnir at at taða eplini við sum har sama setingin nevildi nei npk samansetingin er gjørd út í frá hvussu jørðin er samansett til dømis í danmark við steyri komið úr danmark altso bara fyri at taka lítið dømi um hvussu langt frá tað er teimum jarðarviðurskiftunum sum eru í heralandi so at tú spyrjar sigur steinbøgum
hon hugleiði eitt sindur um tað
takk fyri j sigurb ger so væl takk fyri frá forhvinna og taklburscamelsen ja sjálvandi tað er taðmálsliga men sjálvandi et tað eisini tað við at hava altso tað má taka støði føroyskari jørð hatta tað bókstaviliga tað sum hann ger eisini innan fyri landbúnaðan og tað sum okur keypa og tað sum okur hava tilfar atgongd til av tilfarið tað tekur næstan altíð støði í jørðini í alla økologini kann mann siga í einum heilt øðrum landi og hon biast ikki t vera líka heldur ikki viðulagið og alt annað og og tí fer mann kanska heldur ikki tað burturúr sum mann átti so at tað er allar góðar grundir báði málsliga men eisini fyri føroysk viðurskifti altso at kunnu taka støðið í
g í okkara egna jørildi takk fyri ja takk næstur at røða er brændur sandoy ger so væl
frú forkvinna ja til viðgerðar eru eitt uppskot til samtyktar um føroyskt undirvíninsindartilfar í landbúnaði hetta er bjørt samuelsen sum hevur lagt hetta fram vegna tjóðveldi ø og eg má siga eg e eri eg eri púra samdur við hesum uppskotinum eg haldi at vit treingja til at hava meiri undirvísingartilfar á føroyskum men ikki bara meiri undirvísingar tilfar á føroyskum men eisini út frá føroyskum viðurskiftum altso út frá teimum ser viðurskiftum sum gera seg galdandi í føroyum tí at vit tað eru ongar bøkur skrivaðar um um tey viðurskifti sum eru galdandi í føroyum og hvussu mann skaldyrka á jørð og hvussu mann skalpassað seyð út frá teimum og og neyti og og hvat annað kann vera út frá teimum viðurskiftunum sum eru í føroyum tí at tað eru ikki somu viðurskifti galdandi í føroyum sum tað eru aðrastaðni millum annað hava vit eina eina cesong eina eina gróðrar sesong sum er so ræðuliga nógv styttri enn hvat hon er aðrastaðni vit hava samanseting av altso a samanseting av førðsluevnum í í moldini sum er heilt øðøðrvísi ier aðrastaðni og so er ein partur av tí føroyska lendunum eisini í í í í arktiskumklima hetta ger at vit hava vit hava serligar avbjóðingar í føroyum viðvíkjandi tí at reka landbúna men tað gevur eisini nakrar serligar møguleikar fyri at fáa eina sovorna gosku sum mann kanska ikki megnar aðrastaðni at fáa visti mann spíla seg útogvísi man ger rætt tað er tað er ikki nevnt at dyrka í føroyum sum henderika old segði tað ger nokk at at ein partur av okum blívur forlovin til at dyrka tí tað ber so illa til men men tað sum kemur undan vist mann dugir øgiliga væl tað er heilt einastandandi kvalitetur øh og tí eri eg púra við upp á hetta her øtankarnr í hesum uppskotinum at vit fara at laga tað til føroysk viðurskiftir tað undirvísinga tilfarið sum vit hava til at millum annað til tey landbúnaðar skeiðini sum sum fólk fara og taka tá ið ið tey skulu yvirtaka festir annars eisini haldi eg at vit eiga at seta okkum sum mál at vit ikki skulu fara av skulu noyðast á landinum fyri at yvirtaka til dømis eitt festi sum hevur sum hevur mjólkakvotu sum hevur og sum hevur neyt vit eiga sum land og at hava ein stoltleika sum sigur eg veitsk hvat hetta hetta eigur at kunna a gerast í føroyum tað sama sum vit hava uppráttað uppráttað útbúgvingar á so nøkrum øðnógvum øðrum økjum so eiga vit sjálvandi eisini at hava tað í føroyum vit hava vit hava nógvar góðar lærustovnar í dag í føroyum sum fáast millum annað við tilfeingi í í í sjónum øvit hava setrið sumsum hevur nógv við tað biologiska tingini í í eini sovornari undirvísing at gera so eg haldi at at at vit eiga so avgjørt ati at kunna bretta okkum á sum tjóð og og siga e veitsk hvat hetta her klárau vit eiga vit at kunna klára sjálv og eg eri fullkomiliga samdur í at vit eiga at hava undirvísingartilfar alt undirvísingar tilfar á føroyskum sum vit sum vit undirvísa okkara okkara fólki við á teimum útbúgvingum sum sum nú einaferð skulu til fyri ati fyri atá
og eina útbúgving innanfyri eitt øki takk fyri ja takk
fær onkur viðmerking bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri takk fyri røðuna brandur sandoy eg haldi at akkurát tað sumbrarn sandoy nevndu er al áhugavert tað er tungt og trupult at dyrka í føroyum men í veruleikanum so kann henda her tunga jørðini hon hon hon inniheldur øgiliga nógv føðsluevnir um mann dugir at viðfara hana rætt so kann tað sum veksur úr henni vera ótrúliga góð góðska og tað síggja vit eisini frá tí sum kemur til dømis á sandoynni frá veltuni og tað sum kemur úr dímun og aðrastaðni frá men eg ætlaði at spyrja bland sandoy um hann veit um tað er nakrar ætlanir ávegis í mun til landbúnaðin frá frá landsstýrismanninum frá samgonguni vit hava jú samtykt í løgtinginum at gera at heita á landsstýri um at gera nøkur átøk har man man nakað vera gotni
veit tingmaðurin um tað ja takk brandur
ersæja e eg sagt tað siga so veit eg ikki ordiliga hvat eg skal svara eg haldi vit hava ikki sæð tað heilt stóra nýbrotið í hesari samgonguni innan fyri innanfyri tað sum eitur landbúnað og tað sum eitur at at gera føroyskum bøndurum gott tað tað mugu siga akkurát sum taeg men annars hava vit øgiliga nógv nóghav úti í tí føroysku landbúnaðarvinnuni í dag vit hava øgiliga nógv millum annað nevndu bjørk sjálv hetta her viðbøndrunum sum hava dyrkað alla møguliga fruktir á á sandi millum annað og eisini eg veit onkur er norður norðstreymi sum sum eisini fast við sevrit tað er nóg havn sum bygda upp gjøgnum ígjøgnum áravís sum vit eiga at fáa dokumenterað um sum vit eiga at fáa sett niður upp á pappír áðrenn tað verið for seint tí ati tí atihesi menniskjuni sum gera her tey tey komu bi árini og og áðrenn vit vita av so er tað vekk so vit mugu hetta erupp á hægstu tíð at vit fara í gongd við ati atiat
fáa tað fest niður á blað takk fyri
takk fyri harra formaður nú ljóðar tað næstan sum einki tilfar er á føroyskum men altso man pjøðast ikki at uppfinna teg ein djúpatallerkin tí tað eru fleiri ting sum eru skrivaðir tað handlar eisini um at samla teg saman og fáa tey í eina lærubók altso vit hava eisini eftir búnaðarfrøði tað er skriva í hálvtrýssunum grundleggjandi ting um um plantur og sovíðari so og og greinar víðari fram eru skrivaðar og tá tað kemur til vistu taka maskinur altso um tað eru mjólkimaskinur ella traktorar altso tað ttað er ikki serføroyskt men eg hugsi hetta sum er serføroyskt er rímiliga nógv skrivað tað er at fáa tað fram dagføra tað gevintuelt koyra itt sindur afturat so
so er mann vælkoyrandi
jygersovæja eg eri partvíst samdur við magnus rasmussen at ein ein partur av hasum tilfarinum finst tað manglar bara atsamla tað saman millum annað hevur ein einmaðursum eitur helgi breðkunus savna øgiliga nógv tilfar sum hevur við seyði at gera við glaðfiti at gera við við tey tingini har øgiliga viðkomandi at at samla tað saman og simpulten fáa tað niður í eina bók sum annars hetta her við traktorin sovorðna jú tað hevur eisini nakað áð føroysk viðurskiftir at gera tí fært tú ein traktor sumsum sum vigar eini ein eini tíggjutons at koyra á føroysku moldini so knúsahann aldsundur so tað tað er tað hevur nakað við serføroysk viðurskiftir at gera eisini sjálvt um teknikkurin er
tað er altjóða takk fyri hannja takk næstur á røða er pállareynatúgva
ger sovæltakk fyri forkvinnan eitt stak áhugavert uppskot hjá bjørt samuelsen og tingkvinnum heg minnist sjálvur eg var sjálvur einaferð teknaður til eitt av hasun her landbúnaðarskeiðnum eg haldi ikki at eg e ígjøgnumførdi alt men eg minnist tað at at er til royndina var uppi í reyðmakki og tað var nokk so nógv so áhugavert sjálvt um sjálvtu eg kundi hugsað mær at at tilfar tilfarið var á føroyskum tað var tað tó ikki tá eg sigi ikki at føroyski reyðmakkurin er so nógv øðrvísi inn annar reyðmakkur hann er innsløddur sum sum so øgiliga nógv av teimum djórum sum eru í føroyum og hann hevur ikki upprunaliga verið her men men hevur so tikið búgva í oyggjunum á akkurát á sama hátt sum vit vit onnur tvey beintum hetta er eitt etta er ei nokk so afturvendandi ein nokk so afturvendandi spurningurum hjá okum heta er við lærutilfari á føroyskum og alofta so síggja vit tað at at at lærutilfari grør úr úr teimum fótasporunum sum mentafólk á ymisum økjum hava havt ávugafyri og hava havt havt ansfyri hvatt mann siga soleiðis hava vit á nógvum økjum fingið mentføroyskt undirvísingartilfar tí at summi av teimum sum fyri hava slappu at hava sæð tað sum ein part av síni uppgávu um tað er innan vinnulív ella umtir skúlaskap ella mentanarlív at at fáa flutt teirra vitan yvir í føroyskt tilfar og og vit kunnu bara vera ógvuliga takksom fyri alt tað megnararbeiðið sum nógv av hasum fólkum hava gjørt og sum tey neyvan hava fingið hvørki heiður ella ella løn fyri systrev fyri tá tað kemur til landbúnaðin so stendur tað eitt sindur eitt sindur naki haldi eg kann siga sjálvt um tað uttan yva eru spírar sum hava roynt at lagt sítt afturat atturat vitanar varðannum í føroyskum landbúnaði sjálvur sakni eg ati at tað verður farið meira
kild verka í samband við føroyska landbúnaðn ses sum støðan er núorsaka orsaka her er fór nógvir ófriður í salinum eg haldi at tingmenn kunnu fara utun vilst tey hava brúk fyri at halda fund ger so væl røðartakk fyri forkvinnan tað er øgiliga tað verðr øgiliga sagt sagt øgiliga nógv um landbúnað millum ár og dag her á hesum høga tingi men tað verður virkað alt ov lítið samsvarandi og henda her samgongan er einki undantak eg haldi at tað er ótrúliga tað mátti vera ótrúliga møtimikið og og tungt at fingja sær úr landbúnað sum í so stóran mun r eru eru eru reguleraður av av lóggávu við teimum rættindum sum einaferð fylgja við íøllum fsfsfestugarðiunum í føroyum og samstundis síggja at tann veruligi ánarin landið ger so lítið fyri at at so ella so at fáa som frægast burtur úr hesum tilfeinginum her verður sjabbað og sjaba og sjabba upp í saman upp í spanninir inni í tinginum men tað hendist stórt sæð einki eg skal ikki læsta nøkrum flokki meira enn nakað annað men eg haldi at vit sum samla skipanin áttu at kunnað sett eitt eitt eitt munagott arbeiði í gongd eg hugsi serliga serliga nøkur heilt fá ting eitt sum eg haldi er púrasta burturvið er at eg veit tað ati at festarar noyðast ati at veghalda persónliga fyri almennar ognin altso tað hevði ikki komið fyri nakrar aðrastaðni í heimin tú hevðikki fingið nakran so langt niður á knað at tú skal fara inn og og leggja alt tað sum tú eigur í veg fyri at fyri at fáa útbygt eitt eitt alment aktiv tað tað tað má vera ein ein farin tíð eg haldi ikki at vit kunnu loyva okum tað sum politisku skipan hava tað hava tað galdandi so haldi eg eisini at í mun til teir pengar sum eru appr upp á tað at framleiða tilfar og at kanska lyfta sta up eitt hægri støð er granskað og og vinnugranskað vit hava havt ein ein búnaðagrunn sum í nógv ár hevur havt rættiliga fitt av peningi standandi og sum sjálvandi verður bygt bygt fyri ta faið men eg haldi saktans við sum politisk skipan áttu at oyramerkt ein part av tí peninginum sum við bara einum endamáli tað var nettugt til at granska og framleiða tilfar also vinnugranska og framleiða tilfar um føroyskan landbúnaðum føroyskar landbúnaðar møguleikar tað eru nógv dugnalig fólk bæði vitanarfólk og praktisk fólk sum sum kundu gjørat sítt til hava fingið finguð bygt bygt henda partin upp men at oyra merkt ein týðiligan part av búnaðargrunnunum til at finguð gjørt føroyskt tilfar við vinnugransking altso búnaðarvinnugransking og og og annars at framleiða føroyska vitanina um føroyska landbúnaðin takk fyriak
er nakrar viðmerkingar edvar jacobsen ger so væltakk fyri frú forkvinna nú er hetta uppskotið lagt út upp á at mann skal lóggeva ella fáa tað tilfar á føroyskum tá eg havi fylgt nokk sonógv við í nógva ár um landbúnað pollarenatigu metir at pollarenakrsið at tað er kanska aðrar avbjóðingar sum kanska fylla størri í í tí stórru høpinum innan fyri landbúnaði enn tað at at partur av tilfarin er dans eg hugsi at vitvit hava ofta viðgjørt landbúnað til dømis er liggja nógv økir kanska órørd sum h hoyrt tilaf hesti og otað kanska ikki verða verða møguligst ikki nýtt men taðer kanska trupult hjá øðrum at koma inn á at sláa økið og tað eru nógv onnur ting sum kanska mann kundi hugt upp á ertað bara ótrúliga ofta trupult kanska í heila tikið á telvi seytjan tá mann snakkar um at gera nakrar broytingar í í lambúrnarlóggávu tí tað vísir seg ofta at spenna øgiliga výtt hvat fólk ynsskja
á hasum ymisku økinum takk fyri frá fólkuni
jtakk pállareynatygvu gersuvæljú takk fyri og takk fyri viðmerkingina edva edva jacobsen eg haldi altso tað sum kanska eyðkennir politisku skipanina er at mann at mann hevur verið øgiliga nógv í iva um mann um mann skal brúka písk ella gularót fyri fyri at fyri at fyri at fáa nakra menning at henda innan føroyska landbúnað eg haldi nú hvørki neyv endvís er er er tann einsamalla einsamalla loysnir men vist vit taka gras framleiðslum so er tað soleiðis at í dag so loysir tað seg stórt sæg ikki at framleiða gras men tað ber saktans til att innflyta gras sjálvt um vit kundu framleiða gras a øgiliga øgiliga stórum víddum í føroyum vissu vit dugdu at byggja eina lítla gularóta inn soleiðis at hevði nær sæð hvør hanus og janus sá sær ein lítlan vinning í tí at klára framleiða gras burtur av sínum teigi so var so var støðan munandi munandi betur og hetta her sum vit viðgera í dag er sjálvandi bara ein lítil partur men men men
men vit eiga at kunna gera tað munandi betri takk fyri
ja takk so er tað bjart sámal ig senni ger so væl ja takk fyri takka pollarinnatygv við eina hugsjónarliga sterka røðum nú er páll á sandoynni har tað eru góðar umstøður til at dyrka kanska nakrar tær frægastu í landinum og har nógv verður gjørt og har er eisini hesin her mat og mmatummentanarháskúli sær tingmaðurin fyri sær at mann kundi útbygt tað slagið av undirvísing sum er har sum nógv snýr seg um eisini at kveikja til nógv størri framleiðslu eisini kanska í í smærriatso at fáa fleiri fólk við til at framleiða ja grønmeti o alt tað sum kann vaksa í jørðini hevur gg gjørt so nógvar tankar um um framtíðina í mun til
tann skúlan sum er í sandoynni takk fyri
akk pállareynaggersvæltakk fyri bjørt samuelsen tað hevur verið eitt øgiliga kærkomið íkasttil lokal samfelagið at at skúlin er komin og alt tað arbeiðið sum alt tað eisini alla ta umrøðuna ta positivu umrøðuna í mun til tað at at framleiða føroyskan mat sum sum veltan hevur skapt men eg haldi so avgjørt at tíðin er komin har sum hann eisini á politiskum stigi roynir at at lyta lyfta loysnina soleiðis soleiðis sum nú er so so kann mann siga at so er tað kanska tey sum í í størstan mun sjálvboðið hava hava erið farin til verka men eg haldi at tann leisturin hann er við at verða komin har har sum mann ikki ber longur vit hava tørv sum politisku skipanin a fyriat halda okum yvir fleiri støðuni og at fáa at fáa lyftan skúlan upp eisini til eitt støði sum eg haldi er bæði baraligt og rímiligt í mun tiltað samfelagið viter í og og tann týdning sum landbúnaðurin hevur í
í tí føroyska samfelagnum takk
ja takk bjarni hammer ger so væl takk frá forma av raðfríforkvøna at vinnugraðanska og at framleiða vitan inn og vitan og førleika innan fyri landbýnum í føroyum tað er nakað sum landið noyðist at stuðla tí bøndurnir sjálvir tær hava hvørki tíð ella orku til at gera tílíkt sjálvur tað er at vaks at vera bóndur í føroyum í dag tað er eingin yvir um dag og vit skalúka fara aftur til uppá tær eina ting eg nevndi nevnast ráðfóður at tað er faktiskt lættari nvstan at innflyta tað enn at framleiða tað sjálvur tað er í sínum so sagt men tú betalir í dag ca túsund krónur frá stóran balla ið tilfarið kostar tað á leið hálvfems og hundrað krónur tí skuldi tað má gularuttin til at ordiliga gularuttin til fyri at eggja og veruliga fáa bøndurnar til at framleiða meira stráfóður í føroyum sjálvur men tað er gularuttin

takk fyri bjarni hammer ja eg eri púra samdur altso tað tað er ilt at ímynda sær at nóvr av av bøndunum sum í dag hava tað sum fulltíðarstarv avarbóndi at teir hava nógvar møguleikar av av tíð at oysa av til at til at t vinnugranska men men teir hava uttan iva vitanina og tað sum vit so hava tørv á frá almennari síðu tað er at at leggja tað apparatið afturat sum kann hjálpa teimum til at íverkseta ta granskingina soleiðis at hon eisini kann brúkast til okum onnur sum so ella so øfáast við ja eg haldi heta er avgerandi týdningarmikið at at at vit fáa eina gula rót soleiðis at tað loysir seg at framleiða gras í føroyum tað kann ikki vera soleiðis at tað loysis betur at innflyta grasi
tí føroyum enn at framleiða tað her takk fyri ja takk næsta røða er bjørt samuelsen ger so væl
ja eg iska ikki leingi nógvum orðaskifti bara at takka teimum sum havt orðið enn einaferð eg haldi ati tað er umráðandi kanska fáa nevnt ati tað finst nógv gott tilfar framleitt á føroyskum sum ikki skipað sum undirvísingarbøkur har er kanska vert at nevna alt tað sum rópart joensen sáli savnaði gjøgnum nógv ár sum var útgivið ymiskum bókum sum sum sprotinsavnaði og gav út sum eitt satt meistaraverk við flottum myndum sett upp fyri nøgrum fáum árum síðani eg haldi at taðer ikki langt famt tað komu tríggjar seyðabøkur út sama ár í øllum førum yvir tvey ár fyri fáum árum síðani og ein var so eisini hendan hjá hjá helgubrekkunum sum í veruleikanum er nógv sovorð granskingartilfar so nógv hagtøl savnaði saman um ymiskt sum hevur við seyðahald at gera yvir nógv ár eitt risa risastórt arbeiði so hava vit eisini slíkar bøkur sum føroya náttúra og vit hava ymiskar fuglabøkur ja vit hava í veruleikanum ein ein ørgrinn av tilfari sum gjøgnum ár eg dag givið út eisini okkurt eldri tilfar beint nú minnist eg ikki fornavnið men ein sum eitur dalskar sum sum fyri nógvum nógvum árum síðani skrivaði um jørðina og sm moldina í føroyum um upbygnaðin áv moldini fantastiskt føroyskt málbrúk í tí tilfarinum har skal vest eisini finnast okkurt tilfar sum ongantíð bleiv útgivið bara fyri at nevna at tað er longu eitt grundarlag fyri at fara undir at gera føroyskar bøkur so var tað ein sum nevnd at tá ið tað var tøkni ats maskinuog traktorar so er tað ikki serføroyskt nei tað er er sjálvandi tann tøknin er serføroyskt men tað er faktiskt serlig viðurskifti gera seg galdandi í føroyum tí bara ein traktorur hamer framleiddur til ein landbúnaðartraktorurer framleiddur til at koyra vist hann er vist tað er í danmark so reva jú framleiddur til at koyra á næstan sløttum lend meðan í føroyum er øiliga nógv brattlend og tá er tað ikki sama viðurskifti í mun til dæktrýst mun til hvørjir dektur brúkara og so frameftir og so frameftir bara fyri at nevna tað so frú forkvinna her er tørvur á ið eg haldi samanumtikið hava tey flestu verið ógvuliga jalig í mun til í mun til etta uppskoti og tað fari at takka fyri eg haldi at tað bleiv eitt spennandiorðaskifti og tá vit byrjaðu morgun tá vóru fá røðarlistanum so tað trúði at tað fór at taka eina lítla løtu men htá útveðlaysar nærmast ta landbúnaðkjak og
tað hava vit brúk fyri so takk fyri ja takk
gher er ein viðmerking edva jacobsen ger sovæl takk fyri frúforkvinnan var eg ikki søgukvinna dag sjálv tí eg var írstódd eg hugsi bara um ett her í samband við at tað kanska finst nógv ymiskt tilfar tað kann mann kanska eisini hyggja uppá í nevndini nógv ymiskt tilfar eisini sum margnus rasmus far inni á man ørvísi tær samla ting sum eru og og fær funnið útav kanska hvat er á føroyskum persónliga kanska hugsi eg kanska ikki akkurát so ræðiliga nógv um tað um eitt bók er á donskum ella føroyskum taðr tað er viktigt at mann eisini fær lýst tað føroysku viðurskiftini tá mann kemur til landbúnað haldi sjálv at kanska eru nakvar aðrar avbjóðingar men tað er kanska eitt annað kjak sum er innan fyri landbúnaðar í føroyum sum sumsum kanska ikki beinleiðis nakn við málið at gera men men kanska tað at at tað tað er tolt broytingar á ymiskum støðum hvar tað ofta er øgiliga ringt at finna nakra semju so tað er eitt øgiliga viðbrekið mál at viðgera at vís ta seg tí tað er tað hendur ikki ikki so nógvar y

ja takk bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri eg haldi at tjóðveldið er altíð opið fyri og vit ógvuliga samstarva um ati gera bata fyri landbúnaðin vit kundu uttan iva gjørt meir men vit gjørdu nøkur framtøkn tá ið vit sótu nú seinast millum annað var veltingarstuðulin øktur og tað bleiv ymisk onnursmærri átøk gjørd men eg eri samd viðetivið jacobsen hetta snýr seg bara um undirvísingartilfar og tað verður víst á í viðmerkingum at tað finst nógv gott tilfar mann kann brúkast sum úkast tø sum ein partur av tí at gera nýtt tilfar ogieg vóni at umboðini í mentanarnevndini vilja kalla mentamálaráðið inn og tey sum hava ábyrgdina av skipað fyri hesum skeiðinum men eisini tey sum kenna til hvussu mann tryggja sær dygt undirvísingartilfar hvussu hvussu man best fær tað framleitt og so gongur uppskotið grundleggjandi út upp á at fáa tað gjørt og sjálvandi eisini at fáa sett teir pengar av sum skulu til
ar eitt sindur av pengum takk fyri ja takk so var orðaskiftið endað og hetta málið verður beint í mentanarnevndina vit fara víðari til fyrstu viðgerð av løgtingsmáli nummar hundrað og áttaogtjúgu tvey túsund og tjúgu uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna og vit skulu biðja um framsøgufólk rósa samuelsen fyri sambandsflokkin annika olsen fyri fólkaflokkin ruttvang fyri framsókn og fyrst at røða er annika olsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta her er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna sum eygun samuelsen hevur lagt fyri tingið sum tað stendur í hesum uppskotinum í viðmerkingunum so er okkara samfelag tíbetur innrættað soleiðis at allir borgarar uttan mun til hvørja lívsstøður teir eru í hava rætt til veitingar veitingar eftir teirra individuella tørvi hetta lógaruppskotið snýr seg um at hjálpa teimum borgarum sum so ella so dekka niður ímillum skipanirnar hjá okkum og tíverri eru tað ikki so fáir borgarar sum gera tað okur hoyra javnan hugtakið ein hurð inn til tað almenna at okkara borgarar skulu uppliva er ein hurð tá tú biður um eina tænastu frá eitt nú almannaverkinum ella frá mentamánnaráðnum ella frá almannamálaráðnum at tú so ikki skal stríðast við alt tað regluverkið og allar tær skipanir sum eru aftanfyri men tað er ein hurð tað er ein sum lofta tær og tað er ein sum stendur fyri at samskipa tær tænasturnar sum borgarin hevur rætt til men tíverri er tað ein sannroynd at soleiðis er viðurskiftini ikki skipaði okur hoyra alsamdi frá familjum sum hava fingið eitt nú børn við serligum avbjóðingum at tað er verri at fáast við tað almenna og stríðast við almenna myndugleikar við almenna stovnar og og tað at ferðast í millum myndugleikarnar enn tað at fáa eitt barn við serligum avbjóðingum og tað kann ongantíð vera rætt so eg hugsi at hetta uppskotið frá eykum samuelsen er lagt fram á tingburð nettupp út frá tí andanum at okkara borgarar ikki skula koma í eina slíka støðu tey skula vera foreldur tey skulu hava tíð og stundir til at vera saman við sínum barni heldur enn at skula brúka alla sína yvirskotsorku sum tey kanska heldur ikki hava til at stríðast við myndugleikar og tað eru nógv álit skrivað um júst akkurát hetta sum nú øokur viðgera í dag her er nevnd trý álit í hesum uppskotinum tað eina er megna títt lív tann góða tilgongdin og knábørn sjálv hevði tann heiður at arbeiða við tí góðu tilgongdini og fekk hana senda av bakkastokki og eg havi nevnt tað nakrar ferðir her á á tingi hvussu hvussu eg upplivdi tað tað arbeiðið og og hvussu hvussu undarligt tað var at sita saman við øllum hesum myndugleikunum sum egentiga ikki høvdu tosað saman yvirhøvur og eg trúgvi ikki at tað var í nakrari oyndari meining at allir hesir myndugleikar um tað var sernám ella tað var ella tað var gygni ella tað var almannaverkið ella tað var ella hvør tað var sum sum mann nú prátaði við at tey faktiskt ikki kendu ordiliga hvønn annan eg minnist tað at tey sótu rundan um hetta borðið og onkur av teimum hevði slett ikki heilsa upp á hvønn annan eg vistu hvør tey vóru og hvar tey arbeiddu og tað bleiv ikki tað bleiv ikki minni áhugavert tá ið tvær familjur løgdu fram hvussu tey upplivdu tær almennu skipanirnar og hvussu hvussu trupult tað var at fáast við tað almenna og tann góða tilgongdin kann eg til rættleikan skuldi siga at tað handlar um børn og ung við autismu og teirra foreldur og tað vóru so tvey foreldur sum sum løgdu fram og eg gloymi ongantíð tað eina foreldri sum simpultenn var komin av teimum mørkum av austress tí at tað var so trupult at fáast við tað almenna viðkomandi hevði tosað við fjúrtan myndugleikar og við tveyoghálvfjerðs ymiskar persónar og fortalt somu søgu somu lagni somu tilgongd fyri tveyoghálvfjerðs ymiskum persónum og fjúrtan myndugleikum sum ovurbært ikki kendi til hvønn annan

úrslitið av hesum var so tann góða tilgongdin har mann vendi alta høvdið har ið foreldur skuldu gfáa loyvi til at vera foreldur og at tað almenna skuldi taka yvir at mann skuldi hava ein samskipara sum loftaði barninum frá tí einu skipanina til ta næstu til ta triðju til tað fjórða øheg skilji a lagnum nú er tað sjálvandi nógv ár síðani tann góða tilgongdin bleiv liðug men hon virkaði hvørnfall út merka tey fyrstu árini men ein og hvør skipan krevur sjálvandi ábøtur og tilagingar og endurskoðan og tað ger uttan iva tann góða tilgongdin eisini men tankin var og hvølfa góður at foreldrini ikki skuldu uppliva hetta stríðið at tá ið nú teirra barn hevði kanska fingið eina diagnosu kanska stríðast og stríðast við at koma framat sernám ella ella á sjoguratiska depilinum hvar tað nú skuldi venda sær og fáa eina diagnosu og so einki tá mann so hevði fingið sína diagnosi so var mann sleptur upp á fjall og so hendi einki meir altso tðertað er tað sum er taðn mesti strævna fyri foreldur sum hava børn við serligum avbjóðingum tað er uplivilsi av tí at tað er so trupult at fara úr einari skipan yvir í tí næstu og endamálið við góðu tilgongdini og eisini við hesum uppskotinum sum eykum samuensen nú hevur lagt fram á tingburð eina samanhangslóg sum tryggjar tað at tað er samanhangur ímillum skipanirnar ímillum samstarvið millumaðalráðini og ímillum myndugleikarnar soleiðis at at børnini fara smidliga frá einari skipan yvir í tí næstu tíverri má eg bara siga tað at okur uppliva eisini í dag at tað eru bygdir stórur sterkir kjukki múrar upp ímillum okkara skipanir ímillum okkara stovnar og tí er tað øgiliga umráðandi atlandsstýrisfólk eins og tingfólk áhaldandi varpa ljós á hesi viðurskiftini og send eina áheitan út til bæði aðalráð og til stovnar um at minnast til at tey ikki bara bara eru har fyri sína egnu skyld men tey eru har fyri borgaranu og at hjálpa borgarunum víðari yvir í einari aðra skipan sjálvt um tey kanska ikki beint her og nú hava ábyrgd av akkurát tí borgaranum og eg veit tað og j eg kal eisini taka í egnan barm eisini frá mínum arbeiði í í kommununi man hevur kanska øgiliga ofta lyndi til at siga jamen hetta her er ikki ordiliga mítt borð hetta her hoyrir tú hoyrir ats heima í eiteiteitt annað stað í einum øðruri ski einum øðrum myndugleika einum øðrum stovni so t vit vit eru ikki ordiliga her hetta er ikki ordiliga mín uppgáva og tað eigur faktiskt slett ikki at koma fyri at okur sum lóggevandi hava og og og hava ábyrgd av teimum stovnunum sum okur játta pengar til lata tað koma fyri tí tað má altíð vera soleiðis at borgarin er fremst í røð tænastan til borgaran tað er tænastan til borgaran sum skal vera optimal um tað er eium tað er ein skipan sum hann sjálvur varar av ella tað er ein annar so eg haldi at hendanhetta uppskotið frá eykum samelsen erer er gott og intensiónin er øgiliga góð í uppskotinum at mann at mann fer tryggja hesi tingini at mann at mann kann fáa eina eina samanhangslóg sum tryggja tað at børn foreldur borgarar ella hvør tað nú er sum sum kemur í hesa støðuna altíð kunna kenna seg at tey verða loftaði og ikki skula detta niður ímillum skipanirnar hjá okkum og í tí almenna og eg trúgvi eisini at tað er serliga almannaráðið og heilsumálaráðið og mentamálaráðið sum vara av hesum økinum sikkurt eisini onkur onnur agalráð eisini men men tað er viktigt at at øll taka hetta málið í størsta álvara og og veruligani seta borgaran í fokus tað sum eygum samelsen eisini nevnir í hesum her tað er at hendan rammulógin sum sum hon eftirlýsir tað er at seta borgaran í miðdepilinum at betri hjálp skal veitast til borgarar og familjur við samansettum trupulleikum at mann skal hava minni umsiting og størri frælsi hjá starvsfólkum til at meta um einstaka borgaran at tað skul at vera góðar og fakligar sterkar almennar leiðslur at nú tímast talgilda loysnir verða settar í verk og ein píðliga verður sett av til tvørfakligt og tvørgeirarligt virksemi tá hetta verður mett neyðugt og at royndarskipanir verða tvørtur um geirar og tað haldi eg er er øgiliga tað eru øgiliga góð góðar intensjónir og vissu okur ikki kunna liva upp til tey álitini sum eru skrivaði so haldi eg absolutt at at okur eiga at fáa eina slíka lóg sum sum
tryggja hesar tænasturnar takk fyri frú forkvinna takk fyri ein viðmer
cing frá eyðgunn sabelsen ger so væl ja takk fyri áhugavert at hoyra anniku olsen og ja eg vil siga tað at tá ið tann góða tilgongdin kom sum annika olsens stóð á odda fyri hon var ein nýbrot í føroyum og hon er eisini verið havt nógva loftið í hinum norðralondum tí at nettupp teir fyrimunir sum vit hava við at vera so smá at tað er nokk so lætt hjá okkum at skipa fyri tí skuldi mann ikki trúð vit enn høvdvøsa múrarnir og tað sum eisini varserstakt við tí var at tað kom líkasum niðri frá og upp at tað var áhugaðfeløgini sjálvi sum blivu tikin inn við borðið t fortelja teirra trupulleikar tað sum bara man siga intensjónin er við hesum tað er at koma eitt stig víðari tí vit hava nógvar skipanir sum hava bygt á ta góðu tilgongdina men statverk er tað innan fyri teir einstøku kassanir kann mann siga so tað er líkasum at royna at fáa lyft hetta eitt sindur eitt stig
meira fram á leiðini takk fyri
annikaolsen ger sovæl ja takk fyri og takk til viðmerkingina frá frá eykum samuelsen eykun samunsen kennir uttan iva allar hesar avbjóðingarnar sum frá hennara tíð sum sum landstýriskvinna í almannamálum og allar hesar her familjurnar sum sum koma í hesar støðurnar og og sum eykum samelsen eisini so rætt førur fram so var intensjónin eisini at mann skuldi brúka góðu tilgongdina til til til aðrar bólkar ella til til aðrar kanska man siga onnur børn við við samansettum øtrupulleikum og við serligum avbjóðingum eg veit ikki hussu tað gongur akkurát við tí men men eg haldi absolutt at hetta her er eitt eitt gott uppskot frá frá eygum samuelsen og og kann kanska verða viðvirkandi til at at mann kemur hesin her til lívs at at borgarin ikki skal uppliva tað at verða sleptur upp á fjall og tað kann ongantíð vera eitt endamál í sjálvum sær í einum so framkomnum samfelag sum tað føroys
takk fyri frá forkvennu takk fyri so verður tað so verður tað eyðgun samuelsen sum er uppskotisetari sum fær orðið
takk fyri frú forkvinna ja hetta er so eitt uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna og tað ljóðar soleiðisnar at løgtingið heitir á landsstýrið um at ireika og leggja fram lógaruppskot ið tryggjar fólkið einfaldar og samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna ø tað sum er upprunin til hetta her uppskotið tað er er hetta her við at at vit jú hava innrættað okkara samfelag soleiðisnar at øll skulu hava rætt til teir somu veitingarnar og øll skulu hava verða loftaði um vit snáa vit hava starvsfólk í vælferðargeirarnum sum sjúkrarøktarfrøðingarlærar námsfrøðingar og sosialráðgevarar sum gera sítt allarbesta til tess at veita borgaruum í hesum landinum eina góða tænastu og ov góðar veitingar og vit vita eisini at tað allarflestu eru væl nøgd men vit mugu viðganga at tað eru fólk sum detta niður ímillum skipanir og tað er tað framvegis sjálvt um hetta er nakað sum hevur uppruna kanska fyri nógvum nógvum árum síðani at mann er byrjaður at tosa um hetta her og hvat eru so orsøkirnar til at mann dettir nir ímillum tað kann vera stirvið lógarverk tað kann eisini vera at skipanir at vit ikki duga at fáa tær skipanirnar sum vit hava at samvirka nóg væl skipanir hava vit nokk av kundu mann sagt og tað kann eisini vera at starvsfólkini ikki fáa ta tíðina ella tað frælsið sum skal til at útinna fakið í verkið og tað er tað sum er við til at gera at borgarin kanska ikki fær ta góðskuna sum mann skuldi í tænastuni og hann ikki líkasum fær sín rætt kann mann siga og sum undanfarni røðari eisini nevndi so er hetta ikki nakað nýtt og tað er heldur ikki nakað sum bara er ger seg galdandi her heima hjá okkum hetta er eitt afturvendandi kjak í øllum í almennu fyrisitingini í øllum norðurlalondum og tað hevur tað verið í nógv árátíggju eg var sjálv í norðurlandaráðnum tá í tvey túsund og eg haldi norðurlendskum fundum tvey túsund og átjan har hetta var statvek vað nógv frammi vit í føroyum vit hava roynt at gjørt nøkur stig sum eg haldi er fantastiskt hvør sær og har kann mann so nevna megna títt lív og mann kann nevna ta góðu tilgongdina og so hevði almannaverkið eina ráðstevnu sum kallaðist fyri knábørn fyri í tvey túsund og fyri nøkrum fáum árum síðani allar hesar verkætlanirnar tær høvdu tað í felag at mann vildi veita eina ein betri samanhang í tænastunum og tað var til børn og ung við serligum avbjóðingum eg haldi at visti mann tekur tær góðu royndirnar frá hesum her átøkunum um at miðvísta arbeiði víðari við at bróta múrarnar niður bæði tá i tað kemur til samstarv men ikki minst tá tað kemur til tað fíggjarliga so haldi eg vit kunnu koma eitt stig víðari tí at eitt er múrar og samstarv eitt annað er tað fíggjarliga tí at vit hugsa eisini í múrum tá vit hugsa hugsa játtanir tað er sjónfyrisøgn mann hoyrir um fólk sum liggja á innløgd á sjúkrahúsinum sum ikki sleppa út og vit vita um um at vit her inni í mínari tíð minnist eg tað ieina ári tá var tað sernávn sum ikki havór langar bíðirøðir og so skundaði mann tey kundu ikki útgreina børn og so skundað mann sær at geva játtan til tað bíði bíðitíðin hon bleiv bara flutt yvir í tann næsta geira tá ið mann so tá ið tá ið mann so vísti at frá sernavn skuldi mann kanska yvir í siguratriuna men har bleiv aftur bíðirøtu har hevði mann ikki hugsað at ein eyka ein hægri játtan til sernávm tað útloysti so nakað har og tað sama frá siguatriini har famman at vita u mann skal hava tilboð frá almannaverkinum men tað útloysir ikki eina játtan so tað er eisini øgiliga nógv fíggjarligt í hesum her at vit statvek hugsa soleiðisnar at at í múrum tá ið tað kemur til tað fíggjarliga tað sum mann líkasum tað sum eg haldi er so øgiliga viktigt tað er tað at tað er tann politiska skipanin mann kann ikki leggja tað á starvsfólkini í teimum einstøku geirunum ella skipanunum at tey einsemøll líkasum skulu royna at brótusa múrarnir niður so at eingin borgarin missir tænastur tí at tað má líkasum vera ein grundtanki í teimum tænastunum í mátanum við skipa vælferðnartænasturnar upp á at tær eru at tær eru amanhangandi og tí má tað líkasum vera tað politiska skipanin sum ganga á odda og tað krevur hon fyrisovut eisini gjørt í í nógvum av hesum her átøkunum sum hava verið men men at mann líkasum fær tað lyft upp frá hesum her ymisku einstøku verkætlaninum til at vera eitt grundarlag undir tí hugsanini sum sum okkara vælfartænastu verða bygdar á tað er har líkasum eg royni at seta fokus á og tað krevur nýhugsan og tað krevur tíð og pengar og og og at gera sovorðnar broytingar og sjálvandi eitt tað ringasta at flyta vita vit oftani tað er hugburðin hjá fólki so at tí mugu líkasum øll samvirka og líkasum tá politikarar ganga á odda við at hetta er tað soleiðisnar vilja vit hava hesi tingini at vera og so má mann so siga frá politiskari síðu hvat er tað sum krevist fyri at mann kann implementera hendan her hugburðin allan vegin ígjøgnum øh eg haldi at tíðin er komin til at vit endurhugsa mátan sum vit veita almennar vælferðartænastur og tá hugsi eg um allar geirarnir tí at eg haldi at at tað er so viktigt og tað er jú tað fremsta endamálið við einum vælferðarsamfelag tað er at eingin skal detta niður ímillum óansæð hvat fyri skipan vit nú tosa um tað er akkurát sum tí vit hava vælferðina at at hon skal tryggja at eingin dettir og tí má mann so koma við við onkrum átøkum har mann líkasum fær flutt hetta víðari til dømis nú nevndi eg knábørn sum var ein ráðstevna sum var í tvey túsund og nítjan sum almannaverkið skipaði fyri saman við nøkrum barnaverndartænastum og saman við ymiskum stovnum tað var jú stutt undan vali kann man siga at tann ráðstevnan var men mann náddi allíkavæl at eftirmeta ella taka samanum ráðstevna og har var niðurstøðan tann og eg lesi úr einum skjali sum ikki liggur við
við lógso eg ni um mann skal biðja um loyvi niðurstøðan var at tað er stórur tørvur á at betra um samstarvið millum myndugleikar tað er okkara ábyrgd at tryggja at børn og ung og teirra familjur sum hava ein serligan tørv fáa samanhangandi tænastur tvørtur um økið ið fevna um funktiónir og myndugleikar fyri at øll børn og ung skulu skulu fáa rættstundis og javnbjóðis møguleikar at standa seg í í lívinum er tað tí neyðugt at eftirmeta háttinum ella á mátanum sum vit arbeiða og til rættis leggja tænastuna í dag til børn og ung og familjur sitatslugt og nú havi eg tosað faktiskt alla tíðina um børn og ung og teirra familjur og tað er sjálvandi tí at tað er ein ein stórur trupulleiki og tað er ómetaliga viktigt at bæði familjurnar og børnini fáa eina góða byrjan tað vita vit alt um hvussu hvussu tað ávirkar seinni í lívinum at mann fær eina góða byrjan tí er tað kanska øgiliga nógv fokus á børn og ung men hetta snýr seg ikki bara um børn og ung eg nevndi liðugt viðgjørdar sjúklingar sum ikki kunnu sleppa út úr sínari skipan við vita at mann kanska seinheilaskal til dømis at mann kann mann verður endurtikin upp beinanvegin tá ið tað kemur til endurvenjing á sjúkrahúsinum mann fær endurvenjing um gangandi fyri at líkasum at at minka um skaðan og sovíðari um at fara kanska taluvenjing eisini men er mann so undir ein ávísan aldur sum vit hava hoyrt nokk so nógv um so kemur mann út í samfelagið og nú hevur mann knappligani ein annan geira fyri halda seg til og tann geirin er kanska ikki førur fyri at veita tær tænasturnar mann kemur ein bíðilista og so víðari og har var jú eitt uppskot her í síðstu setum nemliga um akkurát tað við endurvenjing og endurmenning at gera eina skipaða ætlan sum bleiv samtykt her í tinginum eg veit ikki um tað er gjørt nakað meir við tað men vit kenna fleiri fleiri dømir um hetta her so eg vil siga at endamálið við hesum her er at mann hyggur eftir landsstýri at hvat er trupulleikarnir hvussu kann mann tryggja fólki einfaldar og samanhangandi tænastur kann tað hjálpa at mann líkasum lóggevur at grundtankin í øllum arbeiðinum við vælferð innan fyri allar geirar skal vera ein sovorðnin heildarfatan og at mann skal hava samstarv millum geirar og at mann skal hava henda fíggjarliga samanhangin eisini tað er líka sum tað sum mann vil royna at gera nakað við við hesum uppskotinum takk fyri frú forkvina
takk fyri ingilín ditrsen strøm ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi hta er eitt ordiliga gott uppskot sum kemur frá eykun samelsen vit hava skipanir sum í sjálvum sær eru góðar og starvsfólk sum eru ótrúliga dugnalig men vit hoyra øgiliga ofta at tað eru fólk sum hava tað ótrúliga tungt og kanska fólk sum eru avvarandi hjá hesum sum hava brúk fyri hjálp sum fara heim at ansa eftir hesum fólkunum og brúka eina øgiliga øgiliga tíð upp á at finna runt í skipanum og har tað næstan eru er tað frægasta at gera tað er at sleppa heilt og lati fólkini blíva so illa fyri at tey mugu fáa onkra heildarveiting til endans alt tað kann ikki vera tað sum eg meiningin at mann líkasum má fáa hendan her samanhangin soleiðis at alt sampakkar nógv betri so fólk ikki skulu heim fyri ati ja brúka helvtina sínar arbeiðsvík anska upp á at søkja ymsar skipanir og kanska fáa avslag til endans hóast at mann hevur rætt til hesa hjálpina tí at ella

takk fyri eygum samelsen gersovælja takk fyri frú forkvinna takk fyri viðmerkingina ingilin didresen strøm ja tað er nettupp tað sum tað sum er mann kann siga monk kundi pp á ein máta sagt hvussu trupult kann tað vera men tað sær út til at aftaná øll hesi árini og mann kanska siga v tey síðstu síðstu árini um at havt nógv fokus á hetta men tað sær statvek út til at vera líka trupult tí at vit hava stadvekk ta somu upplivingina tað er nógv ár síðani at mann kom við hesum her við einari hurð men visi mann spyr spyr borgaran er so er tað má siga um ikki líka tungt í dag sum tað var so er tað hvussu er tann minni munurin vil eg siga og tað er so trupult ella strævið hjá fólki tá ið mann kemur í onkra óhepna støðu at mann skal brúka meira orku upp á at berjast við skipanirnar enn
men kanska taka sær av trupulleikanum sjálvum takk
takk annika olsen gjørt so væl ja takk fyri frá forkvinna nú var eyðkund saman sein netta upp inni á tí at tað eru ikki bara børn við serligum avbjóðingum men ofta er tað tað sum fyllir øgiliga nógv men eyðkund saman sein var heilt stuttligt náttur tí tað hevur endurmenning og endurvenjing tað er soleiðis at tað er ásett á ymiskar lóggávur til tey eldri har stendur tí eldralógini ímóti tey sum hava fingið arbeiðsskiað og skulu hava endurvenjing har stendur tað í lógnum almentatrygd og so nakað stendur í sjúkrahúslógini altso tað er eitt dømi um tríggjar ymiskar lógir sum eg kann ikki lofta borgarum har ímillum og tað burdi verið tað burdi verið ein samanhangur ímillum tá ið tú hevur fingið ásett ein reytt í lógini til endurvenjing og bara fyri taka dømið nú opnu vit tað fyrsta endurvenjingarheimið ella umlatingarheimið fyri eldri borgarar her í havnini tað er ein góð tænasta til okkara eldri borgarar men kanska hevur mann ikki tey somu tænasturnar til
tey sum er
eygum samuelsen ger sovælja takk fyri ja mann valdi at gera lógir fyri ho okkum so líkt kann mann siga so gjørdi mann í eina endurvenjingarlóg fyri heilsuverki og eina ferð almannaverki og og nakað í eldralógini og har royndi mann so at gera kunngerðir sum skuldu líkasum royna at tryggja samanhangin millum skipanirnar og at mann ikki skuldi vera sleptur teimam til dømis m útá sjúkrahúsi men ikki skuldi vera sleptur fyrr enn mann var komin í tí næstu skipanina men tað sær tað sær út til at hava sínar stóru avbjóðingar eisini og har tá vit so koma inn á eldra økið so er tað sjálvandi eisini ein annar myndugleiki at t er kommunurnar og kommunurnar standa av góðum mann kann siga av góðum grundum ikki við eru ikki nevndar í hesum uppskotinum men kommunurnar eru eisini ein so viktigur partur av hesum at tær mugu eisini koma upp í upp á onkran máta og har var tað tað sum eg nevndi at her var eitt uppskot um at gera eina samlaða reabiliteringslóg sum bleiv samtykt í tinginum og tað tað var eisini so stutt áðrenn valið at eg eg veit ikki um mann hevur tikið tað upp men tað burdi
sum hann tikið upp takk fyri
so er tað rósa samuelsen ger so væl takk fyri tær formaður tað er púra rætt sum eyðkund samanligi sum sigur við øllum teimum vit hava so nógvir geirar fyri at halda okkum til og tað var fyrst á mai í tvey túsund og nítjan at tað bleiv samtykt av einum samlaðum einmælt samtykt løgtingum um at gera eina samskipaða tvørfakliga endurmenningarætlan fyri føroyar og hvar tað liggur tað veit eg ikki akkurát men tað er einki ivast í at hvør einkultur myndugleiki hvør einkultur geiri má gera sítt heimaarbeiði fyrst fyri so síðani at lyfta seg upp og siga at mann skal samskipa yvir geirarnar og
myndugleikar
ast væl ja takk fyri ja tað er púra rætt tað var fyrsta mai tvey túsund og nítjan at tað bleiv samtykt at gera eina menningarætlan og eina hvussu mann kundi fáa eina samskipaða endurmenning og at tað skuldi eg meini at mann skuldi leggja tað ætlanina fram til aðalorðaskiftið men ikki rósu samu hótt segna at siga so var væl jú í august í tvey túsundu nítjan og tann samgongan sum tá sat hon tók undir við hesum uppskotinum tí nettupp tí at at har kundi mann fara inn á einum øki og vita um mann kundi fáa tað samskipað gjøgnum geirar ella yvir um tvørtur um geirar kann man siga so um taða arbeiðið ikki er í gongd so vildi eg mælt til at at tað bleiv bleiv bleiv bleiv tikið uppaftur og
blev sett í gongd takk fyri frforkvinna takk fyri tann næsta at røða verður rósa samuelsen
ger so væl takk fyri harra formaður nei frú forkvinna orsaka tað er uppskot til samtyktar um samanhangandi tænastuveiting frá tí almenna og tað er eykun samelsen sum hevur lagt uppskotið fram og eg vil siga tað ati tað er ómetaliga nóg gott at vit blíva við og blva við og blíva við og blíva við at tosa um tær avbjóðingar hava tí í veruleikanum eru vit øll samd um hvat vit skuldu gera trupulleikin er bara tað at vit kom hvussu koma vit tær til at fáa tað gjørt sum anika olsen nevndi so so bleivso bleivtann góða tilgongdin sett í verk av henni men í samgongusskjalinum stendur so eisini hjá okkum tað at hon skal endurskoðast soleiðis tað ati hon verður meira útbygd vistimann hyggur eti á heimasíðuni hjá almannaverki so stendur tað at almannaverki hevur sín part av avtaluni við at hava a nei sosial ráðgeva knýttan at foreldrunum og taka sær av samskipa at samskipa netverksfundirnar fyri teir myndugleikar sum á onkran hátt er um barnið handan leiklutin ella hasin leikluturin má broytast at hava uppgávuna bara at syrgja fyri netvarpsfundum er ikki gott nokk tað familjan hevur brúk fyri tað er at akkurát handa funtiónin er tann samskipandi og ráðgevandi eindin sum familjan skal henvenda seg til táið familjan hevur avbjóðingar millum annað hevur tú eisini heimaráðgeving har tú kant fara heim á ráðgeva foreldrunum men barnið er ikki við tað er ikki rætt at tú fer heim at ráðgeva eina eina familju visti tú sumd ráðgevið autismu ella audiater ráðgevi ikki kann síggja barnið tað er jú útgangsøð í tørvinum hjá barninum talan er um er tað barnið sum hevur tað trupult so er tað barnið fyrst og fremst sum skal hava hjálp og familjan skal hava ráðgevin fyri hvar og hvussu hjálpin skal fáast til vega eg tosaði við ein sum fortaldi hann hevði diabeters so hann var øgiliga glaðr fyri tað var diabetran hevði eg ikki so ræðuliga nógv annað tí at hann hevði eisini í familjuni har sum har sum fólk við sða vóru og eisini fólk við serlium avbjóðingum í hasari førum hevði hann fingið eina diabetra ætlan sum segði púra greitt hvat hann hevði brúk fyri hann hevði brúk fyri insudin hann hevði brúk fyri at fáa kostráðgevi at fáat fáa samtal kostráðgeva og hann hevði brúk fyri at fara til eygnalæknakan eyguni hann hevði brúk fyri at fá ólk fótarøkt og hann hevði brúk fyri t fáa venjingar og hann hevði fingið tilboð og eisini at kunna fáa fara til ein sálarfrøðing tað er fantastiskt at tú í einum myndugleika kann fáa hasa ætlanina trupulleikin er tá tú skalt fevna yvir fleiri távar tað serligani børn og tey ungu sum talaner um tí har er foreldri barni skúlin dagstovnur sernám sigatsku depilin almannaverkið og nógv nógv annað hvar skal familjan hava tá tað barnið er í dýrastu neyð barnitrívst ikki í skúlanum tá hevur tað trupult heima eingin veit hvar skal hendvenda seg til tú bankar uppá her tú bankar upá har tú bankar upp á allastaðni hvar er tann sum sigur harfært tú ráðgevingina tað er hasin persónir eg kann ringja til sum kann siga mær her og nú er tað har eg fái hjálpina aðer handan funktiónin vit hava brúk fyri tá ið mann artað bleiv arbeitt við at gera tað almenna fundin um endurmenning ella reabiltering í norðurlandahúsinum sambandsflokkurum stíla fyri so mátti mann halda seg til ein málbólk og so tók mann tey vaksnu mann fór ikki ikki inn niður í tann leiklutin at taka sær børnum tí tað var meira tað var fór tað var fór tað var for nógv

tað var tann samskipandi ráðgevandi funktiónin sum persónurin ella familjan hevði var tann sum var tann sum hjálpti upp á alt at túsund foreldur kann hava ein persón sum tú henn vendir til soleiðis er skipanin broytt eisini niðri at tú fert tá tú fert niður so fært tú fert inn á kommununa har er tað alt ein myndugleiki og har er tað netverksfundin har sum tú fært at vita hattar hattar hattar hatta tilboðið bjóðar vit tær tú skal ikki leita eftir tú skal ikki leita eftir hvørjar tænastu tú skal hava og tá ið so hygg aftur heimasíðuna hjá almannaverkinum so stendur aftur um samstarvt avtaluna so stendur samstarvt avtalunu veður gjørd við foreldrin sum ráðgeving sum tekur støði í hvussu farðast skal fram í samstarvi við teir avbjóingar sum familjan hevur og longur niðri stendur familjan skal síðani sjálvstøðugt arbeiða við teimum avtalum sum eru gjørdar har er stóri stóru trupulleikin tað er ikki familjan sum sjálvstøðuð skal arbeiða við teimum avtalum familjan skal hava eina ráðgeving ein ráðgevara ein samskipara sum kann hjálpa teimum at tryggja tað sum barnið hevur brúk fyri far tað utað skal hava so egvil veruleika ska siga tað at nú situr landsstýriskvinnan her eg veit hon er rættiliga áhugað í hesum økinum ið vil gera tað skal til sum skal fyri at broyta tað far inn og hygg eftir samstarvsavtaluni og tak tað tann partin út sum at familjan sjálvstøðuð skal hava ábyrgd familjan hevur meira enn nokk at gera við at fáa familjuna at hanga saman tí má ein uttanfyri standandi vera tann sum hjálpir familjuni ráðgevfamiljuna og hjálpir hvar ið eg fái hjálpina og vit siga ikki veit skal hjálpin skal fáast frá so er tað tann persónurin sum geita meg og hjálpa mær at fáa ta hjálpina tað er ikki rætt at vit fer eftir ferð øll hesi árini hugt eftir yvirlit yvir øll áliti sum varð gjørd ráfrá eg kundi fara aftur í í nítjan hundrað ogg langt í hálvfemsunum men eg valdi at fara frá tvey túsund og eitt tei eru fimtan ymisk áli gjørd sum tosa innan fyri øll øki er um hvussu mann skal fáa skipanirnar at fungera beturi vit ikki komin eitpinn víðari vit eru komin nakað men ikki fyri tá tað kemur til familjuna sum hevur avbjóðingar er tað fólk við seinhalaskaða er tað fólk við børnini við breki so eru vit ikki komin langt víðari tað pástandi tí tí tað avbjóðingina eg síggi og hoyri sum tær familjurnar hava sum standa í trupulleikanum vit kunnu øgiliga gott sum sum sum sum politikararstanda og siga ja vit er komið nógv víðari vit gera nógva logir við samskipa og alt men tá ið familjurnar ikki merkja tað so hava vit sum politikarir gjørt okkurt gal og tað er ikki at alla teimum starvsfólkunum sita og arbeiða tí at tey hava eisini avbjóðingar tí at tað hava ikki tann leiklótin at vera og siga at tú skal og tú hevur krav upp á tað vit hava kanna uppgávur allan vegin ígjøgnum so tað eru pengar sum vit hetta høga ting sumskan seta av til tað økini so at
familjurnar fáa hjálp takk fyri fyri
toti fleiri viðmerkingar tað fyrsta frá johannel sigi joensen ger so væl takk fyri frá forkvunna ja eg eri púra samdur í at vit mugnu samskipa tænasturnar tað r har vit eru men so er tað okkurt annað sum eg haldi vit eisini bordur gjørt og tað er at hyggja eftir hvussu verða tænasturnar hvussu liggja tænasturnar fyri hvussu ger mann tænasturnar hvussu vrður tað verur tað framdar í verki eg sakni oftani at mann hevur eg at iki um at siga tænastu útbúgvingar men skeiðir sum verða stíla til tænastu á tænum a borgarunumtað er oftani tað tænastu man fær kann vera oliga ymiskt frá fólk til fólk tí haldi g at mann skal eisini útbúgva fólki sum arbeiðir í í almannaverkini ella hvat eg skal vera við einum tænastu hvussu tey skulu haldast til at veita borgaranm eina eina holla tænastu tí ofta verður mann bara sum vit hava snakkað um til ein aðra hurð ella ein aðra telefon ella ringja upp aftur hvussu kann mann samskipa tað tað líka sum ta holla og tænastuna

rósa samuelsen gersuvætakk fyri hera formaður eg haldi at tey starvsfólkini um arbeiða økinum gera tað sum tey sum tey halda er tað besta tað eru vit sum skulu foreinkla tingini tí vit sum skulu seta skipanir saman soleis at eru soleiðis samansettir at tað er dagligt dagurin hjá familjuni tann sum hevur tørv sum stendur í miðdeplinum vit hava øgiliga nógvar ymiskar tænastur og skal ein sum er samskipari og ráðgevandi innan fyri hesi tænastuni sum skal ann hava uppskúling um hvat ið allar aðrar skipanir eisini bjóða vit kunnu ikki fara at siga við ein persón sum situr og kanska og e eri sosialargervi í almannaverkinum at nú skalt tú mssig loysa allar trupulleikar tann persónur sum jjhanes joensen sigur eg rokni við teð tað tú meinar við tað er ellahann roknar við orsaka tað er at tann persónuri skal eisini fáa vita hvat íð allar aðrar skipanir rundanum kunna veita fyri at kunna veita hett røtta ráðgevindi

so er tað edva jacobsen ger suvæltakk fyri frú forkvinna hetta málið ta blívu ikki minni minni virðismikið enn ta er í dag men á hvat vit hava tosað um hetta mál eg hugsi bara nú rósa samuelsen fýra ár lanstýriskvinna og vit snakkaðu og snakkað og snakkað um hvussumenn fekk hetta bera til eygum samuelsen akkurát situr fýra ár í stólinum sum lansstýriskvinnuna í fýra ár og tað má tað má vera tekni upp á hett hetta er fantastiska trupult at loysa og og heitir á núverandi landsstýriskvinnu sum er lspet mersetis gunnlegstøtir um hon eki saman við øðrum landssýrisfólkum kann gera okkurt við ta eg eg noyðist at undrast eg havi ikki prøvað sjálva verð landstýriskvinnuna men men men eg kundi bara forstillað mær at mann fekkat handlað okkurt tá mann sat í stólinum á hesum økinum men mennei eg bar b eg bað koyr baltin upp hetta má vera heilt ótrúliga trupult at taka fatt uppá
takk fyri frú forkvina
rósa samuelsen gersovæltakk fyri frú forkvina tað er rætt sum edva jon edva jakobsen sigur hetta er trupult eg havi i sjálvsitið har í fýra ár tað er trupult mann fór eisini inn og hygog hugdu eftir vita hvussu skipaninr vóru samansettir tá vit høvdu tveir stovnar tá sum bleiv lagdar til ein og og og so má ger mær lógur um eina lógur um at lógur og mann gert setir tænastar sín verk á øllum geirum men tað sum manglar yvirskipað er ein yvirskipað lóg sum fær yvir allar geirar og tað er tað sum er er avbjóðingin at fáa gjørt og eg havi nevnt tar fyri her tyngs røðrar palli hatta var tað sum sosial málaráðharrin ínei í svøríki vnd nevndi at tað er ein yvirskipað lóg sum skal til fyri at tryggja at alt hangir saman og tað er frá ovastu politiska støði at
at arbeiðið skal gerast og ikki niður á gólvinum
takk fyri eykun samuelsen ger so væl ja takk fyri eg eri so púra samd við rósu samuelsen um hetta her við at eg eri frá tí ovasta politiska myndugleikarnum arbeiðið skal gerast og trupulleikin haldi er nú verður tað róður fundur kanska at eg ikki er hent so nógv hesi her síðstu átta tólv árini anniku olsen var eisini ein hon bleiv so ikki nevnt men har hevur mann kanska útbygt altso fingið lógina um almannatrygd og tænastur sum knasetir tað prinsippið at alt skal vera rundan um borgarin og borgarin í miðdepilin og hesa heimaráðgevingina sum rósa samelsen nevnir og so nevnir hon hetta her við at tað er ikki tað sum familjan hetta hr við at familjan skal arbeiða sjálvstøðugt eg haldi mann kanska blandar eitt sindur saman tí at eg eri púrasamd at familjan hevur brúk fyri einum persóni sum kann ráðgeva um hvar eg finni hesar tænasturnar men heimaráðgevingin hon er sentrerað um barnið og tað sum eg kenni til tað kenni nøkur foreldur sum hvaffa føla seg øgiliga væl hjálpt í forhold til tað sjálvt um barnið ikki her við a

rósa samuelsen gersvæja tað er rætt at tað er í heimaráðgevingini men tann heima ráðgevingin má eisini fevna um barnið og hvar barnið ferðast barnið ferðast eisini í skúlanum barnið ferðast eisini í skúlanum og tann ráðgevingin kemur ikki inn hatta er tað sum sygiabarnasokitar sigur tað er ein ráðgeving sum skal til at hjálpa øllum sum er um barnið ikki bara mamma og pápa og systkin men eisini til ommur abbar skúlan frítíðarskúlan og aðrastaðni tí tað eru nógv børn sum eru so illandi fyri sum ikki megna ta uppgávurna sjálvi og heldur ikki foreldrini so at eg læsti ikki skipanini men tað eru vit politiskt sum skuldu seta út í kortið hvat skal gerast og vit høvdu havt eina stóra avbjóðing at tað var tað var tann gamla forsagdarlógin men nú er tann trupulleikin loystir at vtikki fingið eina nýggja lóg sum elspet mersetis gunlavstóttur hevurlagt fyri tingið og samtykt u vita ikki enn hvussu hon riggar ti fornýtt enn at síggja hvg siga hvur hon riggar men vit komu mýl fram

utvang ger sovæltakk fyri vit viðgera eitt uppskot frá eygun samuensen um samanhangandi tænastuveitingar frá tí almenna eg má siga atað her verið sera áhugavert vit hava ikki hoyrt minni enn tríggjar fyrrverandi landsstýriskvinnuer umrøðað hetta málið og og sjálvandi er tað áhugavert tí tær hava eitt innlit sum vit onnur ikki hava men vit kenna hendan trupulleikan tí vit hoyra um hann alla tíðina og sum tað eisini verður sagt í uppskotnum hann er ikki nýggjur og og eg hugsi sjálvandi taki eg undir við hesum uppskotinum og sjálvandi mugu vit fáa bukt við hesa avbjóðingina men men bilbukt við hesa avbjóðingina men men eg eg sakni eitt sindur kanska ítøkilig boð upp á hvat eg skal gerast nú kenni eg eitt sindur til tí góðu tilgongdina tað er jú eitt dømi um har sum mann hevur sett ein yvirskipaðan samskipara til at samskipa tænastur til brúkarar sum hava tørv á tænastum frá ymiskum sektorum eg haldi at tað er eitt sindur eiv symtom tað burdi ikki verið neyðugt og misskil meg rætt eg haldi at tann góða tilgongdin er ein sólskins søga sum riggar men tað burdi ikki verið neyðugt altso tað burdi ikki verið neyðugt at vit hava eitt yvirskipað lag innan fyri almennar tænastur sum skal samskipa tænasturnar fyri at brúkaran yvirhøvur kann fáa gleði av tí tað er eitt symtombehandling av onkrum slagi eg kann ikki lata vera við at hugsa viss hetta var eini privat fyritøka og tað skal vera púra greitt eg ætli mær ikki at at privatisera hetta øki ikki up á nakran máta men eg haldi gott at mann kann lata seg inspirerað av privata sektorunum eg vænti ikki at hendan fyritøkan hevði yvirlivað í nógvar dagar tí vissi eg var almenna brúkari og hevði fleiri at velja ímillum og kom til hetta sum verðir beskrivað her so hevði eg ongantíð ongantíð víst meg har aftur eg hevði farið og finnið funnið meir ein annan veitara tað hevur mann ikki møguleika fyri tá tað er ein almenn tænasta sum eg eisini haldi at tað skal vera lat tað vera púra greitt men brúkarin tað sum ger at hetta kann blíva við er tað at brúkarin hevur einki annað val vissu brúkarin hevði eitt alternativ so høvdu vit ikki havt hesa støðuna ein privat fyritøka sum skuldi yvirlivað í einum marknaði hon hevði beinanveg funnið útav hetta er høvuðsavbjóðingin hjá kundanum hetta loysa vit vissu vit skuldu yvirliva í kappingini og skjótt høvdu allir veitararnir funnið útav hetta er soleiðis sum mann ger tað men tað pjøðist mann ikki innan fyri tað almenna tí her er einki alternativ og kundin hevur ongan annan møguleika tí kunnu vit blíva við at kríggjast innanhýsis høgg okkum við okkara fakgrensum og okkara sjáltíðarligheit tí at kongdin í hesum systeminum hevur onga makt onga og so kunnu vit politikarar annars sita her við jøvnum millumbilum annað hvørt ár og snakka um hvussu forferdiligt her í tvey ár afturat inn til næstu ferð so vit aftur púra samd um hetta lýsist ongum altso eitt sindur soleiðis eg upplivi hetta málið tann sum kemur við eina loysn skal fáa mín fulla fulla stuðul eg ætli mær ikki at snakka meir um handa trupulleikan eg haldi vit hava tosað nokk so eykun samuelsen fullan stuðul herfrá
lað loysa málið takk fyri takk fyri nakrar
viðmerkingar tað fyrsta frá bjarna hammer ger sovælja takk fyri frú forkvinna ruttvang er inni á nógvum av tíð eisini sum eg hugsi um men tá tað snýr seg um almenna tænastur altso hví er taðtað ikki verið loyst og rutvang sigur tað hon hevur ikki loysnina heldur sjálv men er tað tað at mann kanska at loysnin ikki verður funnin un tí tað er eittannas tað monopolamarknaðinum altso eg munni pola marknaðinum og tað er báði gott og tað er eisini ringt og tí er tað kanska ikki líka átrokandi at koma við einari loysn sum ger tað atmann noyðist ella kanska dettir manir ímillum og doyr sum fyritøka kundi tað kanska verið tað frú forkvinna sum ein loysn sum ruttvang kanska kundi koma við
el t hugsa um takk fyri frú forkvina
takk ruttvang ger sovæleg má siga eg havi slett ikki hugsað teir tankarnir men men men men kanska hevði tað verið sunt eitt sunt tankaeksperiment kundi mann útveitt hettar kundi mann útveitt almenna tænastur til fleiri veitarar har sum so brúkarin slapp at velja ímillum ikki tað at brúkarin skuldi betala ella at tað skuldi vera profittir og og tað eru egentiliga fyrsta krav tá mann útveitir men men bara tanka eksperimentið at lata brúkaran fáa maktina at lata brúkaran slepp at avgera hvat er gott nokk til mín tað hevði hann sloppið viss tað vóru fleiri tilboð at at velja ímillum tað er ikki ein gjøgnum hugsaður tankin hjá mær skal sigast eg dugi bara at síggja eg haldi helsdur hatta skal privatiserast men hevði hetta verið á einum marknaði so høvdu vit ikki havt akkurát hendan trupulleikan so kann tað vera vit hat øtey havt heilt aðrar
sannlíkt størri trupulleikar takk fyr
fytakk eygun samuelsen ger so vælja takk fyri ja takk fyri ruttvang tað er nokk so áhugavert visi mann skuldi fylt tað so nær eg tað ljóðar so øgiliga einfalt at vist tað nú hevði verið ein privat tænasta trupulleikin hevur bara víst seg har mann hevur prøvað at gjørt ymiskt har borgarin skal hava fleiri tænastur at velja ímillum at tað er blivið enn ov meira fløkt fyri borgaran tí at hvør er borgarin sum hevur brúk fyri tænastuna tað kann vera foreldur sum hava eitt barn sum hevur okkurt brek ella tað kann vea eitt eldri fólk sum fingu onkra sjúku at í teimum støðunum er tað kanska øgiliga ringt at velja og so er tað hetta her við at tað privata er jú fótt til at at skulu hava ein profitt mann hevur sá innan fyri eldrarøkni og meindaverj svøríki at tey eldri kundu ikki sluppu ikki av við sína blæu fyrr ennú honn væl nóg tung tí at tað dragar seg jú um at profitt marksimera sum mann sigur men at at mann hyggur eftir teimum ymisku sektorunum og letur seg inspirerað av hvørjum øðrum tað er nakað heilt annað men

rudt vang ger so væl takk fyri ja r tað
skal sigast tað var heldur ikki altso eg eg haldi ikki hetta skal privatiserast tað haldi eg slekki g eg haldi bara at mann kann lata seg inspirera hvussu hevði tað verið vissi kundin hevði valmøguleikan og og tað at brúkarin blívur púra maktarsleysur tað ger okkurt við systemið hjá okkum tað ger at tað er ikki nóg nógv trýst á at fáa tingini broytt
tak fyri rósa samuoelsen ger so væl takk fyrihara formaður eg fylgi væl tankarnir hjá ruttvang um at hava tað hava privatisering tankan inni í ø og vit síggja eisini tað at tað eru fleiri fleiri privat sum bjóða seg fram til ymiskar tænastur bæði skterapótar og familjuráðgevarar sum bjóða seg fram tí at familjan ikki fær tað sum hon hevur brúk fyri í teimum almennu skipanunum men tað er tær almennu skipaninar í nøkrum førum sum keypa men tað ru eisini familjur sum keypa tænastur fyri at fáa hjálp frá einum at taka hata uppgávuna sum tay ikki megna sjálvur so eg skilji væl tankan umtí ati tá tað er privat so hevur tú eina ábyrgd og skalt syrgja fyri at taðer tann rætta tænastins m tú veitir annars so fært tú onkur aðrastaðni ta sig eg keypi ikki ein bil ella ella bilverkstað vistu egikki fái bilurin reparerað
tá ein sum mann skal so fær til onkran annað
tvang gersvætakk fyri ja tað tað tað sum onkursvegna eigur hvussu er at verða galdandi tá ið tað er ein marknaðar grundarskipan tað er onkursvegna at brúkarin fær maktina og og tað er tað góða við tí tað er ikki bara gott við at privatisera ting serliga ikki tá ið tað er er veitingar sum mann er púra avhangyrav ella hvussu mann skal siga so so tað tað er slekkiki har eg eri í hesum her uppskotinum tað var meira til at at hvussu kunnu vit lata okkum inspirera til nakrar loysnir
takk fyri takk fyri tann næsta røða verður sirið stenberg
fyri frú forkvinna tað er eygun samelsen sum leggur fyri løgtingið eina samanhangslóg soleiðis at mann kann tryggja fólki einfaldar og samanhangandi tænastur og tað er púra rætt sum tú verður sagt at tað er ikki verið manglandi politiskur vilju til at fáa hetta málið loyst tað kann gott vera at í nøkrum førum verður manglandi fígging tað rokni eg við tær men tað er eitt annað sum renni mær til hugs og tað er tá ið okur gjørdu ætlanina um at leggja sjúkrahúsini saman tá høvdu okur útlendska hjálp fólk sum høgdu arbeitt við strategiskari planlegging av heilsuverkinum í nógvum londum og ein av teirra viðmerkingum var tað at tey høvdu ongastaðni í verini upplivað so sterk fakmørksom í føroyum og tað skuld mann ikki turúð tí tað er eit lítið land men tað er kanska vert at taka við í sa diskussiónina eg nevni tað bara sum kanska leitað eftir hvar trupulleikin er ella hvar loysnin er tað verður tikið nógv fram um børn við breki og tað er sjálvandi ein avbjóðing um sjálvum sær fyri nøkur riggar tað fínt tnógv føla tað tey fáa fína tænastu men fyri nøkur riggar tað absolutt ikki so tað er øgiliga ymiskt og tað er nokk tað sum er ein trupulleiki at tað má ikki vera so til vildarligt tað er tað sama tá tað kemur til fólk sum kanska hava rørslutarn ella hava heilag skaða ella hava eitt annað sum ger tað at tú skal hava hjálp frá fleiri økjum í senn og kanska yvir eitt langt øtíðarskeið og kanska yvir alt lívsævi tað er tá tað blívur ofta trupult onkur hevur nevnt hetta her við at at tá ið mann er eitt eitt fólk sum skal hava tænastur hyvur langa tíð at mann so átti havt ein kontaktpersón sum sum kanska samskipaði og hjálpti til og eg haldi at visti mann fer inn í tann tankan so skal mann brúka tær skipaninar sum mann hevur tí t tað tað er nokk so tíðr uppá at hvøraftr mann setir okkum nýtt í verk so seti mann ein múr upp afturat so at visi mann ger tað nú taki eg bara eitt dømi visti mann valdi at siga tað at øll børn við breki til dømis ella børn sum krevja okkurt serligt skuldu hava ein kontaktpersón so kundi mann valt at sagt hann verður hjá gigni hetta e bara eitt boð tað kundi evst gott veri longr aðrastaðni men tað eitt upplagt boð og soleiðis kundi mann brúkt ta skipanirnar sum mann hevur tað er ótrúliga trupult at vera sjúkur innleggingar ganga skjótt ein økt talgilding í hesuni her og taðr ein jung til at finna runt og avvarandi orkuikki altíð og øll hava heldur ikki avvarandi og so er taðhetta her t vist tú kanska eitt sindur eldri og tú verður innlagdur og so skal útskrivast til eina tænastu sum kommunan skal veita tær men hon ikki r tøk hvat gert tú tá tað nytta lítið at hava samanhangslóg vissæ tilboðið manglar sum tú hevur brúk fyri visti nú tú verður útskrivaður til tað at tú skalt hava døgnríkt men økið sum tú býr í hevur sagt jamen okur hava ikki ráð at hava nakran koyrandi um náttina tat fær eingin at vera hvat hva gert tú tá at tað eru sovornu heilt praktiskt problem sum enn ikki eru loyst og tað er tað gongur at sætta áðrinn síðan eldraríktin fór út um at diskuterar enn fólk undir sjeyogtrýss hvør skal hava tey hvørt skalv hetta hvørt skal hasa sjúkuna hvørt skal hasa diagnosina tað er so óviriligt at eg forstandi ikki at altso hasin óskikkrin sum er komin inn at at ati at lóggeva til dømis eftir diagnosi tað er ikki í lagi tí øll hava rætt tá ið tey koma til at feila eitt la ana óðansæð hvat tað so er so eitt er samanhangur millum tænastur visti hetta hetta uppuppskotið kann hjálpa up at tað at taka sjálvandi undir við tí men eitt heilt annað er tað at er tilboði túkt altso heilt einfalt sum tað at fáa eina ordiliga taluundirvísing tað hevur verið eitt problem allaa tíðin eg hav verið her inni hevr teð verið eitt problem í periotum í hvørfall og eisini í økjum altso ymiskt tænasturnar hevur verið ymiskar og tað tað kemur eitt sindur aftur til hetta her at hvat hevur tú í veruleikanum rætt til hevur tú rætt til heimahjálp hevur tú rætt ti at fáa stuðul hevur tú rætt til taluvenjing hevur tú rætt til endurvenjing kanska men eg ikki skúgpað tú rætt til hitt tað er vussur samtykt ar lóg og tit gjørdu eina røð av kunngerðum men tað dettur altíð aftur á tað at tú kansn ikki lóggeva altso heilsuverkið til dømis kann gera eina flatta endurvenjingarætlan um hvat tú skal tá ið tú er innlagdur tí tú hevur fingið tað tað tann og tann skaða sum krevur eitt lívslangt forlop til dømis so leggja tey eina ætlan fyri teg men tann sum sum skal útførahan á tað kann vera almannaverkið ella tað kann vera kommunan og tað hevur heilsuverkið onga ávirkan á tað kann ikki lóggeva in í ein annan geirar a túkansn ikki geva boð men tú kansn geva tilmæli og tað er har tað haldi eg eisini haltar og serliga tá ið mann í einm so lítlum landi pettar økini so nógv sundur so eg haldi at tað brúk fyri eisini meira samanhang í millum ráð og ikki ikki bara vil tænasta men millum ráð og millum øll tey sum arbeiða og kanska eisini at hava eitt annað fokus í útbúgvingunum av fólki starvsfólki sum arbeiði ina fer at eisini onkuntíð at átaka sær nøkur ting uttan altíð at koyra víðari ja okkurt skal koyrast víðari men okkurt skalt tú eisini taka ábyrgd av og ikki altíð siga

visti tú heldur onkur annar eigur tað ringst til tann onkran annan og ger tað fyri tey tað er ikki øll so makt tað sjálvi at fara víðari so eg haldi eisini tað handlar um at taka ábyrgd í nøkrum førum ikki altíð men í nøkrum førum so kanska skulu vit gevast við við at lóggeva men kanska at játta til tað sum manglar og áseta kontokpersónar og vera eitt it eitt sidur meira einføld men visti hetta uppskotið jálpur skal tað fáa eina
so tað gongur sjálvandi undir við tí men eg haldi bara eg sigi tað eitt sindur sama sum øll liðnir okur hava diskuterað tað so ofta at at hvat er í loysninum tað er nokk so trupult takk fyri
fleiri viðmerkingar tan fyrsta frá bjarna hammer gersæja takk fyri frú forkvinna eg hevði millum annað spurningu til kalioholm johannesen í sambandi við krabbamannssjúklingar sum ikki fingu boð ella fingu øgiliga seint boð og svarið bleiv at ja tað sum hendir tað var oftani tað at tað fór ígjøgnum fleiri stovnar og tí kundu dettar nir ímillum at geva boð til krabbamannssúklingar øgiliga syrgiligt og harmiligt men sirustenberg hevur sjálvur landsstýriskvinna ber tað til ht ett skilagott uppskot ber tað til at fáa samanskjóða hesar tænasturnar soleiðis at ein súkklingur sum hevur khevur tørv á ávísum viðgerðum at hann fær tær samlaðar eittanasta í einum pakka og kanska hevur ein kontaktpersón í staðin fyri kanska fýra fimm
ella seks
takk fyri frá forkvinnatakk sigur steinberg ger so væltakk fyri frá forkvinna ja eg haldi tað ber til at viss tú setur ein kontaktpersón og viss tú ger nøkur pakkaforløp altso har tú verður meira samlaða tænastur men so má mann eisini vera vilji til at játta tað sum sum tað so kostar tá ið krabbameins sjúklingar skulu hava boð so burtur tú ikki skulu gingið gjøgnum nógvar stovnar tað burtur verið eitt boð frá læknanum beint út til partgentum
tað átti ikki at verið eitt problem takk fyri
takk fyri eyðkun samuelsen hjá so væl ja takk takk fyri títt íkast ella tá áhugaverdar viðmerkingar frá siri steenberg eftir at altso hetta er nemliga ein so torførur spurningur kann mann siga høvdu vit havt loysnina so høvdu vit ikki tosað um hetta og tíverri so er tað eingin sum hevur eina loysn haldi eg men tað er nøkur ting sum eg haldi við vita sum sigur steinberg eisini nevndin at tað er við millum ráð at tú veit at mann koyrir tey víðari mann rullar bóltin víðari sigur hetta er ikki mína ábyrgd hetta er tykkara og tíverri eg kann hjálpa tær í staðin fyri at mann fær tann hugburðin kanska at mann at mann hjálpir til ella ringir og tryggjar at at viðkomandi kemur víðari og so er tað eisini at tað hevur tú fíggjarliga tí øgiliga ofta er orsøkin haldi eg til at mann skumpar bóltin víðari er at mann ikki hevur játtan tøka til at geva tær tænasturnar og sigur steinberg nevndir fleiri sjálv fleiri dømur upp á tað men

takk siri stenberg gersuvætakk fyri frú forkvinna og takk til eygun samulsen ja hetta er ein so stór sjálvfylgiligheit sum er so trupul ø og hetta her við at hava ein hugburð at mann ikki peikar á hvar hurðin er men leiðir til næstu hurð tað er eisini nakað sum sum eg haldi at okur øll skulu taka til okkum bæði her inni men eisini tey báðini mugu gjarna fara út eisini í systemi men tá ið tað er sagt at mann eisini tryggjar at tilboðini eru tøk og at játtaninr fylgja við tí tað er ofta tað sum ger at fólk renna skríggjandi vekk frá at taka ábyrgd tí atjáttanin manglar og og okur hava til dømis samtykt eina stóra tænastulóg og tykkur nógv ár atat rulla út vsumannkan siga tað so tí at hon krevur eisini eina játtan tá ið tað er at at at viðgera tað at ja men tunlarnir og fjall kostaði tvey hundrað miliónir ummeir tá er tað ongantíð nakað problem ella tá hevur tað einki upp á seg men visti er tvær milliónir tjúgu milliónir til ett øki tá er tað altíð eitt problem so her
tað er eisini nakað við hugburðið
takk fyri annikaolsen gersuvæja takk fyri frú forkvinna øtað er rætt sum siri stenberg sigur at tað ofta strandar upp á játtanina tí hugsi eg at hesar tænasturnar eiga at vera lógarkravdar at tú setir eitt skal í lóggávuna soleðis mann ikki kann sleppa sær undan at seta pengar á fíggjarlógina til at veita hesar tænasturnar og tær tænastunr sum eru ímillum geirarnar tí at okur hava nógvar pengar at spara við á lofti sum fólkunum sum detta niður ímillum at fáa teimum eitt gott og trygt og og sunt lív og eitt virðiligt lív annars kundi eg hugsað mær at tað vóru fleiri landsstýrisfólk sum sótu her beint og allar rós og æru til landstýrskvinna í almannamálum sum situr her men etað er jú eitt tvørgeirarligt
teir millum aðalráðini takk
sirstenberg gersæfrú forkvinna ja eg eri samd við anik í olsen nagt um tað snakka um samanhang s er landstýrið ikitilstaðar tað kann mann siga lýsir akkurát hvat hetta málið snýr seg um tað er so tað ikkitlstaðar eg rætt at siga tað strandar ofta upp á játtan og tá ið tað kemur til heta her at hava rætt til tænastur ja eg dugi ikkiat sígkji at okkum koma burtur úr hesum her við sjokura ikki fáa tað sum at tað verður nakað sum tú hevur rætt til mann snakkar øla nógv í heilsuverkinu um viðgerðartrygd men tað kann ikki vera nakað sum bara er avmarkað til heilsuverkið visti tú hevur brúk fyri tænastum í í á øðrum økjum eg menst hvug gjørdi hettahr uppskoti um at at børn skuldi hava lógartryggjaði rætt til tænastur tá koma heftir góða tilgongdin ogaltíð eta evr spratt burturúr so so at tað er tann vegin
vikit noyðast at fara ja samdian kiós takk takk rósasamm
formalmólsen ger so vælforkvinna eg vil hanga í tráðnum eisini um eitt her við at fáa ræð hava rætt hetta eingin ivast í at høvdið hevði borgarn rætt til tænastur so høvdu tú ikki havt brúk fyri at tú skuldi søkja um og fáa avslag og aftur og fram um í málsvirðgerðartíð og so so tað hevur verið nógv lættari hjá teimum sum arbeiddu í økinum at veitt tænasturnar tá tað stendur skal so tað er kanska tannvegin
me han eisini skul tað kanst vera bíligari eisini
risteberyri frú forkvinna og takk til rósu samelsen ja eg ivist ikki í at visti mann hyggur eftir hvussu nógv mann brúkar orku upp á at umsita innan fyri hetta her øki umsóknir um tænastur sum mann noktar altso í nógvum førum er sikkur upp á tað eru bíligari at veitt tænastuna altso í mun til hvat hvat pengar tað eisini kostar at sita og málsviðgera innheinta upplýsingar og al líkavæl senda breyð út og siða nei ella at siga ja tú ert rættilig het her men tú er komin á bílista nummar hundraðog tjúgu ella hvat er tí pengarnir ikki er til so at ja eg haldi at mann skal fara inn át ta leiðina við rættindum
men tað trúgvi eg um at gera eftir stigum takk fyri takk fyri so er tað næsta røða edva jacobsen
ger so væltakk fyri frú forkvinna hetta er sera viðkomandi og gott mál ati viðgera hvørja ferð mann er í gongd at viðgera tað og tað er ikki so sjáldan kann mann siga eftir hondini mann hevur eina langa søgu í hesum málinum hvar ið hvar vit hava roynt at lagt nøkur uppskot fram og tað má vera øgiliga tungt at viðgera tað innan fyri økini tá mann tá mann er í landsstýrinu hetta má verat øgiliga tungt mál at arbeiða við í tí nýggju lógini um almannatrygdu tænastur har er ein paragraff sum eitur ráðgevingarskylda sum sum sigur men hon er allíka kanska itt sindur lin men
vist eg kann lesa formansloyvi ja ger so væl tá ein borgari hevur verið fyri almenna hending ber brek ella hevur sjúku og tí hevur tørv á hjálp skal almannaverkið veita ráðgeving um hvørja hjálp viðkomandi hevur rætt til endamálið við ráðgevingin er at fyribyrgja sosialar trupulleikar og a hjálpa borgaranum at megna ítøkiliga íkomnar avbjóðingar og gerast sjálvbjarging ráðgevingin hjá almannaverkinum skal ikki bert veitast við støði í hesi lóg men eisini fevna um hvørja hjálp persónurin kann fáa í aðrari lóggávu í almannaverki umsitur so stendur í paragreffstykki fýra við hesi áseting verðar ásett almannaverkið hevur serliga skyldu at veita foreldrum ið hava fingið barn í bbrek ella hevur varandi sjúku og skjótaráðgeving hesi foreldur kunnu vera í kreppustovu a hava torført við at søkja røttu hjálpina sjálvi almannverkið má sostatt hava ein aktivan leiklut at veita familjuum skjótahjálp og er ráðgeving eitt fyrsta stig ímóti røttu hjálpini ráðgevingarskyldan hjá almanverkinum skal tó tillaga støðuni hjá einstøku familjuni í tí mun sum foreldrini er før fyri at taka ímóti hesi ráðgeving stendur øliga nógv í í tí nýggju lógini um almannatrygdu tænastur um tað at at mann hevur eina ráðgevingarskyldu men tað stendur eisini almannaverkið verður ikki við hesi áseting álagt at veita ráðgeving innan fyri virkisøðin hjá øðrum almennum myndugleikum men ja so tað er akkuráts ein sindur lingt har akkurát hvussu mann fær sett upp men eg bara komi tað niðurstøða hetta má vera óalmindiliga trupult at fáa gjøgnumført tí at annika olsen hevði orðið rósa samelsen hevði orðið eygun samelsen og evði orði og tær hava verið tólv tólv ár hava tei vei landsstýriskvinnur og og so nú verhandi landsskurinin hon situr so her og fari so áheitanina saman við so kanska øðrum landsfólk sum ikki eru og og hin hava sitið í tólv heili ár so tað tað má bara siga tað at tá ið mnn tá ið mann umsitur økið so er tað púra vónleyst at fáa gjørt eina broyting og fáa at samla landsstýrisfólkini saman elspett mersetes gunlesdóttur plagar at vera øgiliga treisk sum mann bar at siga og og og tað má kunna bera til nog kemur væntið at tekur orð í hesum her og tað má kunna bera til at handla út frá hesi nýggju lógini sum vit hava fingið og samla hini ráðini saman og siga at nú gera vit ð okkurt so kann løgmaður vera við eisini visti tað skal vera ein toðaldari oman fyri hini ráðini men tað kann ikki bara til at tat ikki kann loysast og hetta er so ein ein áheitan sum kemur í hesum málinum men men og tað kann næstan mannkan taka undirvið at ikki taka undir við men tað er ikki tað sum fer at broyta hettar her um mann um mann tekur undir við hesum málinum eg haldi að e øgiliga gott ví at fáa viðgjørt hesi málini inni her tí tað eru so alneyðug eg tosai við ein ein sum hevur havt kanska hesin avbjóðingina út vi eini tretivu ár tosaði við viðkomandi fyri fjúrtan døgum síðan ogfar tað ella mánaðir síðani til hará leið hvat hvat er gott hvat er best hvat hvat hvat er akkurát nú tað sum treingir á og tá verður tað aftíð sagt heftir her talráðgevið var so eitt men tað veit eg at heilsumálaráðið er arbeiðir við og eg fer við at at seta meira resursur inn so tað hopið eg virkligan kemur til gagns hjá teimum sum sum veruliga hava brúk fyri tí tí har hendir okkurt á økinum og so kom aftur hettar her høvdu vit havt ein samskipara altso hvussu nógvar túrar tey høvdu gingið millum stovnar øll hesi her tretivu árini og tá ið tá ið mann skuldi hava nakað nýtt at vita og o hvat fer henda nú og hvussu a óalmindiliga tungt og eg haldi eg vænti tað at at tað verður at okkurt verður flutt fram nú í í hesari samgongu ti vit hava arbeitt a nógv og hugt a nógv upp á hetta málið og eg trúgvi at fyrr ella seinni so lænt a at at nú má okkurt henda málinu so føli eg e virkuligan og og vit kunnu gott sita og heita á hvønn annan men eg rokni ikki við tað tað sum fer at gera munin takk fyri harra formaður jatakk so er tað
viðmerking tað er uni rasmussen ger so væltakk fyri ja eg haldi er gott at vit fingu almannatrygd og tænastur tað leggur eisini upp til akkurát hettar samstarvið skal vera betri tvørtur hu goyrar um og tað haldi eg er øgiliga viktigt tað er bara at fáa hinar partarnar við eisini so so eg trúgvi upp á hetta er nakað sum sum kann henda men men tað skal hav eitt arbeiði til tað er einki ivastí men men eg haldi taðer viktigt at mann ikki hevur so sterkt mark ímillum men at mann kanns
takk fyri harra
ja takk gersovæl elur jacobsen takk fyri harra formaður eg spurdi eisini inn til landstýriskvinnuna og tað er peningur settur av til endamálið og og eg veit at hon hyggur upp á upp á upp á málið og eg trúgvi at at landsstýriskvinnan eftir eisini hesar nýggju lógini sum vit hava sempa fyri at fingið ígjøgnum at tað fer at vera ein nakað sum fer henda nú og skal tað setast sindur meira av fyri at fáa ein samskipara afturat til komandi ár jam so gera vit tað tar hetta mál lyttast upp nú tí at vit kunnu gott spyrja okku vønn annan upp eg leypar og tað er so ræðuliga gott tá fær mann t viðgjørt sovornið mál tí tað treingist til at verða litt upp til yvirflatuna men vist ta skal vera til hjálp hjá nøkrum brúkara so má tað setast í verk og tað eru fólk sum sum kanska eru farin aðrastaðni niðri er tað soleiðis at tat samlað innan fyri kommununa so har er tað meira skipa at øll er undir einum taki men soleiðis er tað ikki í føroyum so so at eg vóni virkuligani at at tað verður flutt seg at tað fer at flyta seg fram á leið soleiðis at at tann sum hevur brúk fyri hjálp fær mann fær nógva hjálp men at mann fær at vita akkurát samskipa
takk hjálpir kemur frá takk fyri at fáa mær
ja tak so íakkiger so væl ja takk fyri harram maflýri øðrvíti av hasínum kynnumdamál hyggur upp í stólin edaru o edvard jatpobsen í sigur at sum henda samgongan hevur hugt eftir forkeljum og nú vónar hon at tað koma ting fram á leið bara fyri eina ordansskyld so havi eg hug at nevna at at undanfarna samgonga hon arbeiddi sjálvandi eisini við hesum her málinum nú bleiv lógin um almannatrygd og tænastuer samtykt av hesari samgonguni men mann hevður brúkt tvey ár at arbeiða við tí lógini áðrenn og og og at har var millum annað ráðgevráðgevingarskyldan skal sum sum eta á jacobsen læts upp tað er ein orsøk til tað og tað r eisini ein orsøk til at lógin um almantrygdu tænasta er orðasonar sum hon var og undanfarda samgonga gjørdi eisini megnað títt lív til dømis har sirið ella

ja takk gersvæltakk fyri harra formaður ja púra samd vi eygun samelsen so vit lyfta ella manmansigar má bygga uppaherðandis hjá hvørn øðrum mann kanska tosar um ein trý fýra fólk sum kundu verið tórhaldara hjá teimum sum hava avbjóðingar inn í familjuni og hvussu nógv fólk munnu ikk verða sett innan fyritað almenna síðani má sita snakka um hetta her tað er meira enn á einari hond og nýggir kassar nýggjar tænastur nýggir bólkar og her skulu kanska nøkur heilt fá fólk setast um tað hjá løgmanni ll attyggja elspetmersen gunnlógsdóttur ella ella heilsumálaráðið ella áheilt onkur aðrastaðni tað kan ikki bera til at eg ikki skaln altso pengar verða brúktir innan fyrð i almenna í stóran stíl so tað er ikki tí at mann ikki finnir pengar til tað eygun samuelsen tað sum eg segði tað er bara tað tað síðstu fýras árin hevði mann ikki klárað at lyfta hetta her kanska fóri vet at klára tað nú um tað skal blíva við at vera partur av einum lógarverki

hetta her hasin her samanhangskraftina í reabiliteringini í føroyum

hvør er hvør er tann grundleggjandi trupulleikin ja trupulleikin er sjálvandi at skipanir ikki tosa sama mál okur hava nógvar skipanir og tær hava allar samlar góðar intensjónir men eg trúgvi at tá ið tær eru settar í verk so sleppur hendan skipan hendan her einstaka skipan at liva sítt egna lív uttan at mann aftan á eitt ár ella tvey fer inn og ger eina veruliga eftirmeting av akkurát hesari lógini hvussu fungerarum hvar byrjarin hvussu nógvir brúkarar eru í her hvat er hent við brúkaranum eru teir altso eru teir sleptir hvør hevur yvirtikið ter og so víðari okur hava allar geirarnar allar stovnarnar allar skipanirnar innan fyri heilsuverk almannaverk okur hava gignisernám vegna títt lív knábørn ssp tann góða tilgongdin og so víðari og so víðari og so víðari og heta er alt skipanir sum mann kann siga nær er næru tey settar í gildi nær eru tær eftirmettar nær eru tær valitetsikkraðar tí tann einasta kvalitetsiklingin sum krevst til eina skipan av hesum slag tað er hevur borgarin fingið tað sum ann skal og einki annað er borgarin hjálptur er hann loftaður og er ein

er í fjør tá ið okur viðtóku lógina um almanatrygd tá minnist eg at okur tosaðu nokk so nógv um í nevndini um akkurát mskipanina og samskiparann

okur royndi at fáa hesa her samskipanina lógarfesta men tíverri tað var ikki undirtøka fyri tí

okur eru eitt samfelag upp á trýoghálvtrýs túsund fólk

óskiljandi at okur ikki eru komin har til enn at okur fáa samskipað hesi tingini soleiðis at at tey fungera vilti okur taka eina aðra fyritøkur eina ganska vanliga stóra ella miðalstóra fyritøku úti í heimi hon hevur nógv fleiri avdeilingar enn hvat okur tosa um her men tað ber so væl til at samnskipa tað tí og hví tí tað er neyðugt tað er neyðugt fyri fyri fyritøkuna tað er neyðugt fyri tay sum arbeiða inni í fyritøkuni og tað er neyðugt fyri kondan tað e tað er simpultenn ein grundleggjandi faktor undir allari skipanini tað er at geirar tosa ímillum sín og eg eri bangin fyri at tað er her sum skógvurin trykkir at geirarnir eru simpult tenn so ófleksiblur okur hava sjálvur skapt teir og tað er bara okur sum kunna yvirhøvur fáa bloyttar uppaftur aftur og tað má gerast við at skal verður sett inn í lógina at borgarin skal í fokus at hann skal hava tey rættindir sum fylgja við lógini og eg havi ikki peiling av hvat tað kostar tað verður altíð komið aftur til ja men játtan skal fylgja við játtan skal fylgja við og okur hava økt játtan serliga til heilsuverkið nú í undir hesari samgonguni men eisini til almannaverkið

og spurningurinir verða teir pengarnir sum í dag eru í skipanini verða teir brúktir skeivt

í hvussu so er fyri samfelagi so eri eg slekki í iva um at hvør tann einasta hvør tann einasti ein sum dettur niður ímillum ímillum hesar skipanirnar hann kostar samfelagnum kassan

eg trúgvi mann skal ntil at gera grundleggjand fyri tað fyrsta grundleggjandi broytingar í hvussu tosa okra almennu skipanir saman og so seta skal inn í lógina samskipanin skal
tað er eingin fyritøka í heiminum sum klárar at eksistera við ongari samskipan takk fyri har bara ja takk gert tú væl so er tað
viðmerkirar tær eru eyðgrunnsamans í ísøkvælumja takk eg kundi ikki verið meira samd við røðaranum við at snara at tað eru tað grundleggjandi broytingar tað er jú eisini tað sum verður nevnt her at tað má okkurt heilt grundleggjandi til at mann fær so at mann fær broytti sær her skipanirnar til at tosa saman tí at vit vita at tær gera tað ikki nóg væl so nevndin er har nakað við eftirmeting av skipanum og tað haldi eg vera rættiliga áhugavert eg havi sjálva ofta tosað um at vit eiga at hyggja eftir um skipanirnar sum vit gera virka tað vil siga at mann má eftirmeta nógv meir enn vit gera og eru tað skipanir sum mann hevur sett í verk og sum ikki virka nóg væl so má mann taka tær av ella broyta tær men har hava vit haldið eisini tað halta nokk so nógv hjá okkum tað er kanska at her mann sigur ofta at at politikarar hava nógv betri hug at klippa snórar enn enn nakað annað tað er nógv stuttligari at seta nýggj ting í verk enn at brúka tað avmarkaðu tíðina tey fýra árini mann situr til kanska at fara aftur

ja takk ger so væl yrard joensen j tað er akkurát mítt boang eygun samondsen at tað er so til hvørt einasta val so hoyrir mann eg setti hasa skipanin í verk eg setti hasa skipanina í verk eg broytti hasa lógina eg gjørdi hettar tað er ongantíð nakar sum koma út til eitt væl stríð ella í eitt fjølmiðlum sagt eg fekk hasa lógina at virka eingin tk eitt tak eitt dømi eg dámi altíð best at at samanlíkna eina umsiting ar ena umsiting tá tú tekur eina umsiting í einum í einum privatum stórum virki og eina umsiting innanfyri innan fyri tað almenna allar ásetingar og skipanir í almennum fyritøkum og organisatiónum tað verða eftirmettar hvørt ár tað er eftirmeting hvør tað einasta eitt ár tí tað er teirra eksisternsk grundarlag og tað er ikki øðrvísi í hetta er ein umsiting sum umsitur trýoghálvtrýss túsund menniskjur og tað er tað kan slekki góðtakast at skipa

ói nóag sogu joarsøk sum ferlat viðmerking ger so væl takk fyri harra formaður ja vit kunnu skjótt líva samd um at her er tosað upp í spannir ígjøgnum nógv ár og tvørtur um nógvar samgongur og einki er hent sum kemur nær námynd at ein tænasta til foreldur serliga er komin á eitt støði sum vit kunnu vera nøgd við tað eru púra samdur eisini við er unsn í mentað vísi seg eisini at sum onkur røðari hevur inni á fyrr at attað er øgiliga uppdeilt tað er øgiliga fastlasta skipanir í í í ráðum og koyrti sínum so eitt uppskot haldi eg skuldi verið at øll tey sum hava sum hava við børn yvirhøvur at gera og ungdóm tað skuldu verið samlað í eitt barna málaráð at mann hevði ein málað ráðharra sum samskipaðu hesi tingini nágreinaði samlaða inn tær informatiónirnar og ta hjálpina sum skuldi til fyri hesi børnunum og foreldrini nústani tá tí vit kunnu ikki forlanga av ráðunum at tey tað er tað er at skjóta pílum
eg lá alt alt ov langt við sínar takk
ja takk gerso væl erard joensen ja takk yrhra formaður tá ið tá ið mann setir skipanir í verk og tá mann tosar reabilitering generella reabilitering so veit mann at mann arbeiðir í trimum geirum man arbeiðir innan fyri heilsuøkið men arbeiðirinanfyri almannaøkið og innanfyri innan fyri mentanarøkið altso tað er tað er líkasum primissurnar sum mann hevur at arbeiða út frá og so at siga tað at mann ikki kann fara inn og broyta hesi her fastloystur líkasum tilísaði skipanirnar at at at geirar ikki kunna ella vilja ella hava møguleikar fyri at arbeiða saman jamen so so kemur mann ikki víðari so kemur mann ikki víðari ja tað særst gott her her er øgiligur áhugi á fremstabunki so tí eri eg ikki ikki heilt einigur við við djónum nolsø joensen um at mann ikki má skjóta pílin eftir málaráðnum tí so ella so so mugu altso mála ráð og aðalstjórar altso tey mugu kunna tosa saman í einum siviliseraðum vælferðarsamfelagi hvar ið øll hava eitt felags mál at fara eftir tað ber ikki til at múrarnir skulu verða so tillýsaðir
takk fyri ja takk so er tað jú
annes joensen sum fæ ein viðmerkingfrmður jatað er sjálvandi viðkomandi tað sum erhard joensen før fram øh hvussu kann mann politiskt fáa skipað hetta øki og eitt sum eg ælartíð at hava hugsað ter ger mann tað sama jemi so fær mann tað sama taðer innan fyri øll øki og tað vísir seg at vit hava hug til at gera tað sama og vænta at tað kemur ái annað úrslitt burtur úr tí tað kemur tað sjálvandi ongantíð vistu vit skulu gera nakað sum broyt nakað so mugu viit broyta nøkur ting tað er oftani har eg haldi t vit handla ikki mínari veg eg bara hugsaðim at spurt erard joensen um hann er naka uppskot um hvussu landsstýriskvinnan kann fara inn nú og konkret handla upp á tím
ella vit øll ja takk
gerso væl yrard joensen ja takkfyrihara formaður eg havi hvussu sofer eitt boð upp á tað johanes joensen at tað allarfyrsta okur mu at gera tað er at allar skipanir mugu eftirgangast í streyminum soleiðis at okur fáa at vita akkurát hvussu virka tær hvønn virkar tær fyri soleiðis at tann eftirmetingin tí okur mugu analisera trupulleikan fyri at kunna koma víðari tí ella gera okum meira av ta sama ella seta okur eina skipan afturat og eina skipan afturat tí tað er nokk stuttligari at siga tað nú setti eina skipan í gildi eg setti hasa skipanin í gildi men eingin spyr og eingin sigur at at hon virkaði okur mugu hvussu byrja har við eftirmetingini og analiseringini av trupulleikan fyrst tá kunnu okur beginna at siga hetta riggar ikki okur skulu gera nakað annað og hyggja rundan um okum hvat virkar aðrastaðni tað er kanska eisini forfor ring til at at taka við rfaringum frá teimum sum veruliahava fingið tinginim
takk fyri
ja takk svøvndalógin tá tær saman senn sum hvørjum viðmerking gjørt væl takk fær formaður tá fyri eina góða framløgu vit taki undir við hvørjum orði sum hevur sagt tað sum er mest týdningarmikið hjá okkum tí tað mann kallar fyri titliga innsats at siga seta átøk tíðliga í verk og við at fyribyrgja at støðan blívur verri enn hvat neyðugt er men so tey spyrja erhard jacobsen joensen orsaka umvið livitíðin fýra ára gangin kann vera forðing so at tað er áhugamálur hjá tí persónum næstan sum er avgerandi hvat ið hvussu arbeitt verður heldur enn tað at mann sigur tað er undirliggjandi at siga hvussu verður tað serverað fyri politisk skipanini hvussu skipanin møguliga kann arbeiða betri tí tað er tað sum vit kunnu sóla okkum í tað er álit og álit og álit og tað er politiskt ásett arbeiðsbólkar sum eru gjørdir øll ikki álitini skal mann kappa tí
ja
takk so eda erhard joensen fær lívi at svara ger so væl ja htakk fyrihara formaður og takk fyri spurningin ein ein sera faktiskt tann ein sera relevantan spurning ja tá ið ting ikki fungera so má mann taka annan vinkon og tað eri slett ikki eg eri slettiki ósamdur í akkurát hasum tankanum at visti tú spyr um vist vist tú setir ein problemstelling upp so er tað tí at tú vilt hava svar upp á eitt ella annað í hesum førinum tað sum er høvuðstrupulleikin og sum skula fáa greið á tað er hvussu kunnu skipanir tosa saman og hvussu kann tað gerast og tað er at venda tingunum á høvdið ja sum sum sagt tað nærmasta er tað er at gert tú meira av av tí sama setir tú fleiri skipanir í verk jamen so fáa okur bara meira tí sama og so standa okur aftur her enn tvey ár um trý ár um fimm ár tí eingin skipan sum ikki virkar er sett í gildi ella eingin eftirmeting er gjørd fyri til at fáa haina til at fungera og tað er har sum skógvurin
takk fyri harra formaður ja takk so verður næstur røðari eingin minni enn sjálvlandsinskrivnaðin
elspet mersetis gunlestóttur ger sovælja takk fyri harra formaður hetta málið snýr seg um at øll ráðini skulu samstarva tað vil siga at tað eru allir vit øll v í landsstýrinum og løgmaður skulu samstarva og eg skal siga fyri mítt viðkomandi sjálvanð er avbjóðingari hvørt men eg vil siga at vit hava eitt gott samstarv høvdu vit ikki tað so sótu vit nokk ikki her í dag men alt kann gerast betri tað eri púra samd í seinast eg var piá talarstólin her tað er ikki so øgiliga langt síðani og eg bað man sig fólki bera yvir við mær vsu eg fór klássigt í tí sum eg segði tí tað er so skjótt at mann kanska kemur at siga hatta at boðskapurin kanska fer skeivt út o serliga tá ið tað er so sarbart og tað var hetta her við at mann setir nógvar pengar av til a so má b eisini verða íkladt til at taka ímótir fólkinum tá ið tað kemur har til og hvat meini eg við tað jú fyri at verað ordiliga ítøkilig so meini eg við tað hevur eisini verið frammi her í dag um at nógvar pengar settir av til heilsuverki og fólk fáa endurvenjing tey fáa ja alt møguligt slag av hjálp og tað er ordiliga gott og tað er øgiliga glað fyri og tað er alt føroya fólk glað fyri at mann setir nógv inn á heilsuverkið men mamma bara ikki steðga har tá ið fleiri av hesum fólkunum eru liðugt viðgjørd so koma tað út il samfelagið aftur og oftast ella tað kemur meira enn so fyri at tey hava brúk fyri einum heimi

og tá er tað almannamálaráðið ella almannaverkið so skalt veita teimum hjálp tað vil siga at so má mann eisini hava viljað til at seta pengar av til hetta økið so einkult er tað

men tá ið tað so er sagt so er hetta økið eisini raðfest hetta økið er raðfest og mann hevur eg kann heilsa og siga at tað er ja ka skal eg mann skal kempa fyri fyri sínum øki í hvør sínum lag og og tað er so lukkast og og eg eg havi altíð hug at rósa løgtinginum fyri hvussu nógv tey bakka upp um tá tað kemur til tað sosiala

vit eg minnist tá eg bleiv ella tað ja landsstýrisfólk so bleiv eg interjoaður og hvat vil tú hvat hvat ætlar tú og eg minnist at tað eg hevði nøkur hjartamál og lógin um almannatrygd og tænastur hana vildi gjarna hava ígjøgnum og tá æt hon vælferðarlógin og tað bleiv so broytt til at eita lógin um almannatrygd og tænastur og hon bleiv eitt sindur justerað eg haldi til tað betra mermannin arbeitdi við tí og mann sigur oftast blívur tað betri tá og eisini onkrar smávegis broytingar við trivnaðarnevndini og tað endaðu tí alt løgtingið tók undir við lógini og har í lógini stendur har ið lógini stendur

lóg um almannatrygd og tænastur hevur ásetingur um at almannaverkið skal eg haldi ikki at hetta her er so ræðuliga linnuligt tí tað stendur skal samstarva og samskipa við aðrar myndugleikar øhog sjálvandi vit fara so ikki vit kunnu ikki fara lóggeva inn í onnur rað tað gera vit ikki men tað sum eg var av har hevur mann sagt í hesari gum lógun um almanntrygdtænastu er tað gamla forella tann sum er loyst forsorgarlógina av og har hevur mann so sagt at mann skal samstarva og tað eigur at hjálpa men eg veit ikki um tað var erhard jacobsen sumvar inni á tí at tað skal eisini ein vilja til staðar vera til staðar so

mann e sett pengar av tað verða pengar eisini itsindur settir av seinastu seti og eisini hesari setruni til megna títt lív og so eisini tað her sum mann hoyrdi um fólk sum høvdu vórðu rakt av dmens som var undir sjeyogtrýss ár at tey virkliga manglaði eitt tilboð og tað er kom øgiliga skjótt upp á pláss og tað er sum eg skilji og havi spurt inn til so er tað øgiliga væl eydnað visu eg eg taki hesi dømi í tí vit snakka um tað sum eisini stendur í uppskotunum hjá uppskotsstillarunum at mann ikki at mann vil ikki at nakrar skal detta niðr ímillum pengar eru eisini settir av til verkstavs tilboðið í klaksvík og frítíðartilboð til børn við ad hd o ad d og fleiri sálarligum trupulleikum har eru eisini pengar settir av og sambýli til ung við menningarteirni altso eg kundi nevnt ymiskt afturat endurvenjing viðlíkahaldsvenjing sum øgiliga nógvar longst eftir men heta er bara fyri at vísa at vit hava villijan og vit hava sært pengar av tí

vit hava fólk skunnu arbeiða innanfyri økið men tað maog skal pengar til

mann kemur kanska langt í hesari seti men at koma mál tað blívur við at vera avbjóðingar innan økið

øog so er so fyri at venda aftur til tað sum tað yvirorðnaði at ráðini skulu samstarva ráðini hava samstarva og reiini samstarva eg kann taka dømi um tá ið tað bleiv ein stovnur sett settur á stovn til ung sum høvdu sálarliga avbjóðingar og tað var her í tórshavn og tá arbeiddu øll ráðini saman og tað er ein stórsukse ein stór sukse og tað rættasta hevði verið at tað kom eitt slíkt heim afturat men sum sagt tað skal vilja tað skuldi fólk til arbeiðis innan økið men tað skulu eisini pengar til

lat ongan iva vera um at eg skal nokk gera mítt til fyri at røkka málinum men hatta bara fyri at fáa líkasum at fortelja tað altso tað er ikki soleiðis at kanska onkur fingi líkasum óvfatanin av at ráini sletki kunnu samstarva tað tað passar tað passar ikki men tað kann altíð blíva betri tað er so heilt sikkurt øhja

soja fyri kanska at endurtaka altur tað sum erhard jacobsen nevndi um at

nevndi umat mamma endurskoðama hyggja aftur eftir hesum lóginum mann má hyggja tær aftur at hvussu er at fungera tær fungera tær tí at bara líkasum samtykkja lógir allir titær uann verðu og og kann mann fara út og siga nú havi eg samtykt hesa lógina og hetta er nakað heilt fantastiskt og so víðari sovíðari og tað er tað kanska men hygg aftur eftir henni riggar hon sum hon skal og tá i eg ítøkiliga kann taka eitt dømi so er tað eldralógin hana hyggja vit eftir nú endurskoða men tað er øll ráðini ella fleiri av raðunum hvør sær sum skulu endurskoða hvør sítt øki og fyri mítt viðkomandi so arbeiða við við dúgliga við tí tað er ymiskt sum skal fáastupá pláss spurningar setast út og svørðini skulu ogaltso tað er ymiskt sum sum vit arbeiða við í løtuni men vit eru ikki liðug við við tað enn

vit hava eitt gott samstarv men samstarvið kann altíð bleiv betri og vit hava eisini eftirhugt nakrar ella onkra lóg so tað er er ikki verri enn heilt ilt
takk fyri harra formaður ja takk so er tað nógvar viðmerkingar tað fyrsta tað er
erhard joensen ger so væl takkfyr hara formaður ø fyri at líka tríva í øtað sum landsstýriskvinnan segði at sjálvandi hava okur viljan viljin er í løgtinginum til at gerestingin tí hava okur allar hesar fyriskipanirnar okur hava allar hesar her fyriskipanirnar um sernám innan fyri heilsuverkið innan fyri almannaøki innan fyri barnaøki inan fyri sigaatriðina innan fyri megna títt lív og knábørn og ssp okur hava allar tar skipaninar so viljin er har men samstundis so kenna okur øll somul sum sita her at okur kenna øll somu ein ella fleiri sum eru dott niður ímillum og sum hava tað av hundanum til og sum ikki verða tikin hundum og tað er trupulleikin so kann mann siga ja men altso tað kann blíva betur ja men við øllum teimum skipanum sum okur hava

ja takk ger so væl elsbet mersedis gunlestóttur ja takk fyri harra formaður ja tað eru fleiri skipanir og mann hevur sett nógvar pengar av og ikki minst vit sum sita her í dag at tað er nógvir pengar settir av men og tað eru eisini fleiri skipan sum rigga rættiliga væl og vit hava eisini loftað fleiri sum hava fólk sið dótt niðr ímillum tað hava vit men sum sagt vit eru ikki komin á mál og mann kann altíð gera tað betri og ein máti eg eg samd við spyrjaran um at tað r hyggja
so hvussu riggar tað ja takk
ellív viðmering ger so væl takk fyrii formaður tá mann hyggur eftir bara ssu nú landsstýriskvinnan í almannamáli stendur har beint taðn kundi verða ein og gvrannað landsstýrismaður men nú er tað hetta økið vit tosa um av tí á tað er landstýriskvinnasa sendra her mesum mn hyggur eftir lógini um um almartænastu og trygd har er tað so so nú at tað er eingin diagnosa ásett tað er bara tørvur hjá persónunum ella familjum talaner um sum skal seta sunnan um men tað sum landsstýriskvinna sigur tá ið ein staðfesting er ein tørv á einum øðrum geiri sum dømis á heilsumálunum so er tað ikki altíð tað røkkur inn í játtan á almannaøkinum men samstundis tað sama tá ið ið eitt barnið fingið staðfesti í einum tørv á á sjykulatskøkinum so eru tað eisini ein avbjóðing innan fyri skúlagott so a tað er ikki bara altso tað eru tað er ikki bara ein og stað ella tveimum støðu men tað eru fleiri støðum su sum sum avbjóði
ongan kundi standast uppja takk
gjørt so væl elsbilt mercedesku listutur ja takk fyri harra formaður ja rætti tað og nú nevndi eg ung sum hava havt sálarligar avbjóðingar har hevur mann arbeitt samstarvað almannamálaráðið heilsumálaráðið mentamálaráðið altso mann hevur síkur atskeld deild mann samstarvað og tað er verið ein eini rúkandi suksess og tað burdi verið ein veldig fyrimynd og eisini tær við sum rósa samlað sær nevnini her við at viðstøða eitt fólkfaraðandi diagnosa til dømis fólk sum eru undir sjeyogtrýss ár fevndir undir diagnosi upp á at tey hava fingið demens ja men hvar so hvar skuldu tey fara er tað nokk bara at siga veitska tú ert rakt av alsamers ella demens er tað nokk nei tað er tað ikki vit skulu hava eitt tilboð og akkurát innan fyri tað øki hava vit so klára tað har vit hava sett eitt eitt sentur av dattilboð til fólk undir sjeytrýss ár men betri ella tað hevði verið betur vit eisini
tað er umlætting til lesfólkin
um viðmerkingin ger so væl eg takki fyri at frá maður ja nú snakkar mann nógv um geirar hetta er við at samstarva og samskifta millum garðar men eg hugsi tá til dømis mann ikki hevur bústovnað tilboð til fólk sum arbeiða við skipanina ella sum skulu virka og og fáa tænastus í skipanum tá ið mann grundleikjandi tørvur sum slessi er í ordan tí haldi eg at vit her í løgtinginum skulu beinanvegin royna at játta teir pengarnar skulu til fyri at byggja teir bústaðir sum eru kravdir fyrst sjálvandi síðustilla við øllum hinum men men har ein grundleggjandi tørvin sum manglar

ja takk ger so væl elspelt mercedeskundastuttur ja takk fyri harra formaður ja tað er tíverri ikki verður bygd so nógv í seinastuni men viljinir til staðar pengarnar teir eru eisini til at byggja mýruna og har er spakin settur í tað eru íbúðir átjan íbúðir til fólkiserligum tørvi eg vænti at heim til ung og børn við autismu tann spakin hann verður settur í fyrsta dagin vónandi áðrenn postgerð har eru pengar settir av og eg vænti at vit tað var einmælt samtykk tá ið tað kemur út tað vænti eg tí viljin her inni eru hvørt fallist dagar til tað og vit vita øll tað at nú er eitt lógaruppskot lagt fram har sum bústaðið fær møguleika at byggja fyri minst hálva ella teir kunnu byggja fyri eina knappa hálva milliard og harav av teimum er tvey hundrað milliónir til serligar málbólkar so altso vit eru virkuligani á rætta veg men tað tekur tíverri haldi eg sjálv for langa tíð
ja takk
so fær anika olsen eina viðmerking ger so væl ja takk fyri harra formaður ja tað er eingin ivi um at landsstýriskvinnan hevur ein øgiliga sterkan vilja íg ivist nonga løtu í hasum eisini fer hetta í lag setir hon seg tað fyri tað er soleiðis at landsstýrisfólk kunna gott senda rundskrift út til undirliggjandi stovnar og tað sumokur tíverri ofta uppliva í teimum ymisu geirunum teimum ymisu aðaráðunum og og teimum ymsu kommununum og stovnum og sovíðari tað er at eg siga men hetta er ikki mítt borð eg havi ikki ábyrgdina av hesum so kanska kundi landstýriskvinnan meðan tað verður arbeitt við hesum lógaruppskotinum um at fáa eina samanhangu ímillum geirarnar senda eitt rundskrivt út at tað er forboðið at siga hetta er ikki mítt borð at tryggja tað at borgarin kemur víðari í skipanini og ikki
bara skúgva skúgvan til viks ja takk gjør so væl
grundlist aftur ja takk fyri at vera formaður tá ið tað kemur til at byggja bústaðir so so taki eg ábyrgd og eg byggi ella vit fara at byggja og tað nógv
takk fyri ja takk landsverksegnina fekk økið í rangasúpan so verður tað egnum
samolsen sum í ena viðmerking ger so vælja tað er rætt sum landsstýriskvinnan sigur at hennara øki er raðfest bæði í undanfarnu samgongu og hesari og nú nevndi hon dagtilboð til tey sum eru undir sjeyogtrýss ár í eysturoynni og tað var jú soleiðisar í undanfarnu samgongu e haldi tað var tveir mánaðir frá amann fekk mann fekk at vita at tað økið var ábyrgdarøkið hjá almannamánaráðnum so fekk mann etablerað eitt dagtilboð í skotarók og tað gleddi meg ómetaliga nógv tá tað vísti at tað var for lítið at henda landsstýriskvinnan so fekk eitt dagtilboð afturat upp á standa eg maini fyr í eysturoynni men tá ið tá ið tað so er sagt so so er tað eri eg ivivíst um at almannaøkið er ongantíð fult útbygt tað mangla tíggju tals milliónir mann tosar ofta um heilsuverk at tey skl hava so nógv meira av pengum men fyri at almannaverkið skal kunna vera so útbygt at tað skal kunna
ja takk so fer elisabet
wordið at tú gert væl ja takk fyri harra formaður ja skotarók tað er ein suksessøga og tað er eisini eftir tí mann er hugt tá ið mann fór í holt við sentrið ella dagtilboðið í eystroynni og tað er eisini ein sólgisøga so tað er hvíkvartæn nakað mann hevur gjørt rætt og sum spyrjaðin sigur við snakka um nóvar og nógvar milliónir sum skulu brúkast til at byggja fyri í løtuni eru er ein pakki ella ja har húsalandsgrunnurin fær ella bústaðin fær ein møguleika at læna fyri ein hálva milliard knapp tað og so umframt tað so verður tað bygt fleiri bústaðir
her í havn takk fyri harra formaður ja takk so
fær uni rasmussen eina viðmerking ger so væl takk fyri ja eg vil bara takka elsbet mersetis gunlestóttur fyri at hon eisini velur at taka nøkur positiv ting fram í tí sum er gjørt og og hvussu ting eisini fungerað væl tað er viktigt at mann eisini tekur tað fram og hetta her við almannatrygdum tænastur tað er so heldur ikki bara nakað mann hevur koyrt oman yvir alt hitt men tað hevur verið tímað hevera eftirmett og so hevur tann lógin avloyst eina arða so so tað er røtt ting sum verða gjørd og tað gongurna rætta vegin men tað er sjálvandi langt eftir á mál og eg haldi tað er ordiliga viktigt at mann fær gjørt meir burturúr at samskipa tingini tað tað er øgiliga viktigt tí tíman hoyrir alt for ofta um hvussu trupult tað er hjá fólki at fáa fatt í tí rætta persónunum at tay ikki bara vísa tingini frá sær men at tey taka sær av at
tey vóru upp á rætt pláss takk fyri teg ja takk
so er ta elspet marsedis gunnestottur far orðið eftur ger su væl takk fyri og takk fyri uni rasmussen h ja eg haldi ati í dag hevur tað borið ella rtað ja borið brá av ella mann mann hevur sagt øgiliga nógv hvat trupulleikarnar eru og hvørjar avbjóðingar eru og eg helt bara at mann má eisini vísa á tær loysnir sum sum mann e komi við ikki bara ikki bara vit sum samgonga men ígjøgnum hesi árini at at að eg haldi ikki at tað stendur still slett ikki og har kann eg siga at eg havi samstarva við millum annað heilsumálaráðharran sum liggur kanska hesum økinum sera nær og tað hevur verið eitt gott samstarv og fyri at onkrar av hesum her onkur av hesum málunum innan fyri bygging vist tað skal rigga so er mann noyddur til hava gott samstarv og tað er tað sum eg upplivi tað er vilji frá báðum síðum so jú eg
leg siga helti fínt ja tak so er tað ein
vimerking eftir tir edva jacobsen ger so væl takk fyri harra formaður sum tað er sagt so er tað nógvar góðar skipanir og og tað bleiva við at koma góðar skipanir men akkurát hetta málið tað er um hvussu vit samskipa átøkini hvat hvat ger mann tá ið heilsumálaráðið sleppur tá ið tá mann er liðugir har og skal víðari í almanna innan fyri almannaverkið hvussu hvussu kann ein sum situr við avbjóðingini vita akkurát ókey tá i teru hesar tænasturnar so havi kanska pappír í hondini o eg kann sláppa tráðin har ella yvir bjóðað og møta har og so fái eg akkurát sum eina viftu av tí tilboðnum sum almannaverki og onnur verk nú hava at bjóðað tað er meira tað at vissu istráðarini kundi sett seg saman og sagt at nú loysa vit hetta einaferð allar hvussu fáa vit gjørt tað fyri tann brúkarin sum hevur brúk fyri at vita hvussu hann lættliga kann koma framat og kanska eisini hyggja eftir er tað for nógv goyrar sum ikki arbeiða saman mann royndi at royna hvønn dag at gera tt eitt megn
ja takk so fer elska
vóru aftur skifti hann ja takk fyri harra formaður ja eg skilji væl boðskapin og tað má og skal vera samstarv tað sigur seg sjálvt men tað skal eisini pengar til ofta nógvir pengar eisini økinum sum eg eri á og kanska serliga eisini eitt heilsu heilsuøki men eg haldi bara at mann skal hava tað ið menti tá ið mann tá ið tað verður játtað pengar til heilsuøkið gloym ikki almannaøki samstundis tí at tey tey liðugt viðgjørd viði liðugt viðgjørd fólkið so hava ofta brúk fyri eg tænastur
á almannaverkinum takk fyri harra formaður ja takk so fer
eygun samelsen orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður eg vil bara enda hetta orðaskifti og siga takk fyri eitt gott orðaskifti har mann hevur fingið nógv ting upp at venda og og sjálvandi hevði eg ynskt at at mann ikki vit hava tosað um at her tosað so nógv upp í leypara um henda problematikkin og tað er púra rætt og eg hevði ynskt at tað var óneyðugt men eg haldi at vit hava fingið nøkur ting á borðið í dag í hesum orðaskiftinum sum kanska kann flyta okkum eitt sindur víðari og tað eri eg øgiliga glað fyri visti mann hyggur eftir ja tað bleiv sagt nakað um at mann ikki mann kundi fáa ta fatan at at til dømis geirarnir ikki arbeiddu saman og sovíðari men tað er ikki tað sum verður sagt í her tí at ja í kjakinum kanska tí tað er ikki er ikki rætt her eru nevndir vit hava havt nógv ymisk tiltøk frammi í dag ella verkætlanir sum sum geirarnir hava gjørt saman so tað er ikki har eg haldi tað sum tað sum eg í hvørnfall hugsaði við hesum her tað var nakað sum stendur í hesum tekstinum her at at mann líkasum skal prøva at fáa lytt allar hesar her einstøku verkætlanirnar har mann hevur arbeitt saman at fáa tað lytt eitt sindur víðari og kanska fáa tað upp á eitt meira eitt stig har har har mann kemur eitt sindur longur her verður nevnt til dømis sovorði sum við ráðgevingarskyldu at mann hevur heimaráðgeving almannaøkinum tað er púra rætt í tí nýggju lógini men tað er eisini rætt sum onkur hevur nevnt tann ráðgevingin hon fevnir um tanngeiran men tað er eisini brúk fyri at ráðgevingin er allastaðni har barnið er altso í skúlanum og aðrastaðni a hatta er aftur eitt dømi upp á hetta sama rutt vang hon nevndi hetta her við mann kundi lata seg inspirerað av tí privata sektorinum tað er eitt sum eg altíð havi saknað innan fyri tað almenna í føroyum tað er tað mann ikki hevur puljur og tað verðu nevnt í her eisini at mann hevur eina játtan sum mann kann gera ymiskar royndarskipanir avprøvað ymiskt samstørv til dømis og tað hevði verið upplagt á hesum økinum at mann kundi líkasum vita um mann kundi útvikla ella ment skipanirnar við at fingið nøkur oyrur til tað so at mann fær fornýggja seg og so hevurtað verið nógv tosað um hetta her við atkann og skal og har stendur so til dømis skal í sambandi við ráðgevingarskyldina men so er tað hetta her við rættindum at tað skuld staðið á borgaran hevur rætt til nakrar tænastur og tað hevði verið áhugavert at dyrka tað víðari fyri nøkrum árum síðani tá var tað forboðið at siga tá skuldi alt verða kann tí at mann segði at tað var tí at tað fíggjarliga at ein og hvør lóg hon bleiv koppað av fíggjarlógini a visi játtanin ikki var so varin ikki har men tað hevði verið áhugavert at hugt víðari upp á tað eitt annað tað var hetta her við við eftirmeting sum eg haldi er alt ov sjáldan og í tí almenna systeminum nú hoyri eg at mann eftirmetir megna nei tí góðu tilgongdina og tað haldi eg vera ótrúliga gott upp á upp á høgu tíð sum mann sigur ráðstevnan sum var um knábørn har bleiv gjørda eina eftirmeting við nokk so nógvum tilmælum um hvussu mann kundi arbeiða víðari millum annað nettupp heft her við at fáa tað millum geirarnar at fungera eg vóni at tað eisini verður arbeitt víðari við tí tað vænti eg faktiskt at verður so at mann at mann eisini tái man eftirmetur líkasum flytur tað víðari at mann ger brúk av tí eftirmetingini øh so bleiv tað nevnt hetta her við at tað er bara henda landsstýriskvinnan feri í almannamálum sum er til staðar og tað haldi eg vísir akkurát problematikkin eg legði eisini merkkilda tann dagin tá i mann tosaði um hesa frágreiðingina um um um støðuna við rúsevnum at tað er jú loysnirnar liggja í at at øll eru saman um tað og skal mann lyfta hettar við at samstarva millum geirar upp longur upp og fáa tað meira kjølfest so so er tað nakað ið skal henda millum øll landsstýrisfólkini so at tað tað haldi eg er nokk so viktigt at mann ella hevði verið gott visti mann líkasum hevði kunnað fingið tað víðari upp á tann mátan øhja eg haldi at hetta var nøkulunda tað nú hopi eg at visti hetta uppskotið hevði gjørt at mann fór at snakka minni og handla meir ella fekk fekk fekk hesi her málini víðari so hevði eg verið ómetaliga glað tí so hevur tað rokkið sín endamáli kann mann siga viss mann nú tók bóltin upp og fór at arbeiða víðari við títakk
fyrhara formaður ja takk so var hetta málið eitt orðaskifti um henta málið liðugt og løgtingsmál numar hunda áttaogjtjúgutjúgu sum er um samanhangandi tænastuveinningar frá tí almenna verður beint í trivnaðarnevndina næsta mál á skrá er eitt eykajáttanarlógaruppskot fyri mars tjúgu einogtjúgu og tað er uppskotsetari er bjarni hammer maður formaðurin skal biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er ta jagum mikkelsen fyri sambandsflokkin etað magnus rasmussen fyri tjóðveldið erta pollareynatúgvu fyri sjálvstýrið eta khristin mikkelsen fyri framsókn e tað rutt vang og fyri javnaðarflokkinum er ta bjarni hammer og miðflokkin e tað streffan klein poulsen so fær jákup mikkelsen orðið ger sovæl
takk fyri harra formaður hetta uppskotið um eina eykajáttan upp á tjúgu milliónir sum bjarni hammer hevur lagt fram snýr seg um tað sum ikki er gjørt í sambandi við hvalbiartunnilin sum fer at lata upp skjótt sum vit øll gleða okkum til talan er um eitt strekki upp á ein komma ein kilometur trongisvágsmegin sum metingar siga fara at kosta sekstan milliónir og hvalbiarmegin er eitt strekki upp á fýra hundrað metrar sum fer at kosta umleið fýra milliónir og eg má siga tað at tað er harmiligt at mann brúkar nógvar pengar upp á at gera ein nýggjan tunnil í hvalba og so av eini ella aðrari orsøk liggja tvey vegastrekkir eftir og sum sum faktiskt fara at vera ógvuliga hættisligur fyri ferðsluna kristin mikkelsen er eisini víst á hendan trupulleikan til fíggjarlógararbeiði seinast og ein og hvør eigur at síggja at at mann kann ikki lata slík strekki liggja ógjørd ø og tí er tað sjálvandi neyðugt at at fáa gjørt hesi strekkini heldur fyrr enn seinni tí tá ið ferðslan fer at verða ígjøgnum hvalbitartunnilin so er tað klárt at at tað verður eit ferðsluop tað verður meir nógv meir ferðsla kammaroknar við tað hevur altíð verið tá ið vit hava fingið nýggjar góðar tunlar at tað verður ein øking í ferðsluni so er baða spurningurin hvar ið vit skulu finna hesar pengarnar og tað er nevnt kann mann siga at sita í andstøðu og koma við við uppskotið um at játta pengar og ikki siga hvar pengarnir skulu fara frá tað er so øllum førum ábyrgdin hjá okkum í samgonguni vissi vit skulu játta tjúgu milliónir sum vit í øllum førum kunnu siga hvaðani hesir pengarnir koma frá seinast bjarni hammer gjørdi eina viðmerking til míni ta er nakrir dagar síðani tá vísti hann eina serliga stóra umsorgan fyri mær og samgonguni og tað kendist væl og eg má siga at tað er all aðruvert at bjarni hammer við hesum her uppskotinum vísir okkum á at undanfarna samgonga gjørdi gjøgnumførdi tey arbeiðini sum fóru fram við í samband við hvaldbiarftunnilin og lótu hesi her strekkini liggja eftir og tað er óskiljandi altso hetta her er ein áminning frá bjarni hammer um at stjórnini sum hann var ein partur av og javnaðarflokkurin hevði ikki minni enn tveir landsstýrismenn á hesum her økunum har annar býr og livir í suðuroyni til dagligt og hin kemur úr suðuroynni heði mortensen og hennikold og so liggja hesi strekkini eftir eg má siga tað tað undrar meg øliga nógv men eg haldi at tað er tað r allar aðrar vertir at bjarni hammer tekur hetta her upp soleiðis at vit fáa diskuterað hetta her einaferð afturat eg eri púra sannførdur um at tað eru stórur og breiðir meiriluti í føroya løgtingið at at mann ikki letur tveir sovorðnar goyrar liggja ógjørdar og tí skal hetta her málið sjálvandi fáa eina góða viðgerð o vit fara vónandi at hoyra frá landstýrismanninum vita hvat ið hann ætlar við hesun her hetta verður viðgjørt í landsstýrinum tað veit eg og eg ivist ikki í at vit fara at finna loysn og vónandi fara vit at hoyra landsstýrismannin greiði okkum frá hvussu hann kundi fingið loyst hetta her ikki bara við at útført arbeiði men eisini hvussu vit finna hesa

ja takk gevst tú væl jakobsen tað er púra rætt sum kristin mikkelsen vísir á og hetta er eisini eitt vegastrekki sum ferðir gjøgnum bygd øki sum sum mann kann siga er ein ein orsøk til at tað átti at verið
vit gjørt heldur fyrr enn seinni takk fyri hnn
ja takk so fær pollareynati eina viðmerking gersvæformaðurin eg skal royna standa ímóti fraistingini at svara jagum mikkelsen alt ov harliga aftur eg haldi at heldur enn at at fílast at undanfarna samgongu so haldi jógun mikkelsen skal gleðast um at tað var danundanfarna samgonga sum setti hvalbiartunnilin á skrá og fær framt hvalbiartunnilin stóð tó upp til hesa samgonguna so rokni eg við at meginparturin av tí sum hevði verið gjørt hevði verið norðan fyri leirviksfjørð tað sóu vit eisini tá ið jagun mikkelsen og og hansara fólk tóku hvalbiartunnilin avskrá og valdu at gera viðar
fyri takk fyri
ja takk gerst tú væljarum mikkelsen har fór mær vanliga plagar páll at renda teg vera meiri korrektur enn enn hann var akkurát nú veruleiðist hann at tað var altso tann samgongan sum sat frá ellivu til fjúrtan har fólk hálvtummarin partur sum setti hvalbiarartunnuna á skrá og at at at at arbeiðið so byrjaði í í undanfarni samgongu tað er so bara ein partur av tí veruleika mann livir í at ein samgonga byggir á herðanum á hinari men eg má so allíkavæl brúka høvuð til at vísa á eitt dømi um at vit heldur ikki gjørdu tingini nóg væl og tað var tá ið vit gjøgnumførdu viðareiðstovnini tá vóru var neyðugt fyri at fáa taka baðlingar upp at gera nakrar sparingar úrslitið vísti seg at vera egnum vánalum tí mann fekk ein veg sum eftir stuttari tíð var meira ella minni uppslitin og mátti gera tað nýggjum og tí er tað ikki skilagott tá mann fer í sovorðnar verkast tá mann ger alt ordiligt og
ger tað liðugt takk fyri ja takk
ja takk fyri harra formaður sum sagt sum viðgjeru hetta uppskoti um eina eykajáttan til tveir vegarstubbar í samband við at hvalbiartunnilin ja faktiskt eru gjørdur og letur upp hvørja løtu sum undanfarni røðari vísti at so er tað sjávan so er tað undanfarna samgonga sum hevði landsstýrismannin og økinum tá í tunnilim fór í gongd men okur munnu eisin minnast til at hví og hvat og hvussu so er tað tað sum oftani kann henda og sjálvandi mann burdi um mann kanska mann átti sjálvandi at loftað hesum vegarstubbum men tað er tað er ikki gjørt og tað gekk ikki men kanska hev tað eisini verið tí sjálvt um tað oftani manglar ting í verkætlanin fyri at fullføra tær hundrað prosent so kann tað eisini verða tí at kanska hesi vegastrekkini sjálvt um tað er at tað hesi her at kanska tann politiska skipanin ikki heilt kennir bóndan á hesum her økinum sum ma nevnt árunm so eru tað fleiri royndir gjørdir at vísa á hendan trupulleikan tað er landsóknin víst at arbeiðstakararnir víst tað og okur partar av skipani í politisku skipanini hava eisini víst á tað fleiri ferðirnar men tað sum okur ma minnast til tað er líka mikið hvat og hvussu so eru hesi hstrekkini ikki gjørd enn sjálvt um tunnilin letur upp kanska um ein lítlan mánaða og tað er tann veruleikan sum okur noyðast at forhalda okkum til í dag líka mikið um tað var undanfarna samgonga ella undanfarna aftur sum byrjaði upp á tað og kanska ikki rómniførd dag tað er tann veruleikin okt kunna forhalda okkum til okur hava vagastrekkir sum eru til vanda fyri ferðsluna í dag harra formaður eg fari at taka saman um uppskotið nú nýggi hvalberartunnilin verður skjótt tikin almenni nýtslu til gleði fyri allar suðuroyingar og faktiskt viði allar føroyingar tunnilin og tilkomin vegur eru av fyrstafloksstøði heilt úr hvalba til sumbiar verða tað nærum tvær farbreytir allan vegin av landsvegi men tíverri verða tveir sokallaðar fløskuhálsara á leiðini sum færa at tarna og verða til ampa fyri ferðsluna trygdin fer heldur ikki at vera líka góðr hesum strekkjum tí væntast kann at akfør fara at taka sær óráð fyri á hesum leiðum og tað skal eg siga at tað gera tey longru í dag tað gera tey longu í dag tað sum er rserstakt við hesum báðum vegarstrekkin er at tær eru báðar ið forleingi seg av tilkomuvegnum til nýggja hvalbiartunnilin annað er trongisvágsmegin innan fyri viðarlundina og eystur til gamla elverkið og hitt í hvalba frá landsvegnum út á nes frá nýggja tunnilsvegi við rulluportri og út ímóti verandi ruskplássi tað er undrunarvert tað er undrurnarvert at hesi vegastubbar ikki eru tiknir við verkætlanina av fyrstani tíð tað er tó eingin ivi um at hesi eiga at verða breiðkað og gjørd við somu góðsku sum restin av vegakervinum ið er til og frá tunlinum hvalbiarmegin á nesi kemur tú frá einum nýggjum nútíðarvegi við tveimum koyribreytum yvir í ein heilt smalt vegastrekki við einari koyribreyt pluss vist tú koyrir til hvalba so er tað eisini ein rímilig mótbrekka á hesum her smala strekki men tey sum kenna vegastrekki í trongisváksmegin tey vita at hetta strekkið hevur eitt heilt serstakt skap summastaðni er tað hálva onnur farbreyt aðrastaðni nærum tværfarbreytir onkrastaðni eta bara ein breiðfarbreyt royndir førarar kunnu møtast og koyra framvið men frástøðan millum bilarnar er lítil og báðir portar munnu koyra heilt út í vegjarin fyri at koyra forbí hvønn annan er tað støddarmunir á akfaranum so má annað akfarið ofta víkja men samanumtikið so er vandiga ferð tá bilar møtast á hesum veg at strekkji trongjsoksmegin er á leið ein komma ein kilometur og tað er mett at kosta sirka sekstan milliónir krónur tað sum er hvalbiarmegin er á leið fýra hundrað metur og mett til at kosta fýra milliónur kostnaðarmetingin hon er tengd av at grót frá tunlinum verður brúkt til hetta vegarbeiðið annars er við í kostnaðinum eta prosjektering av og ágrevtir skráningar vatnleiðingar gøtuljós á saltering strípur kaðalar frá sev privatar íbindingar sum eisini skula gerast og møguligar ognartøkur og alt annað landsverk vísir á at verkætlanin við nýggja kvalbiartunlinum hevur tikið hædd fyri komandi suðuroyartunnilnum sum skjótt fer í gongd tí er tað sera umráðandi at hesir legastubbar verða breiðkaðir upp í tvær farbreiddir beinanvegin soleiðis at fær farbreiddi verða allan vegin frá hvalbiar bygd til sumbiar uttan nakar fløskuhálsar sum í dag eru bæði til ampa og vanda fyri ferðsluna og tað er serliga til vanda í dag er hesin smali vegurin hann strekkir seg nú frá gamla elverkinum og forbí har sum tann nýggi munnin kemur og heilt til har sum tann gamli tunnilin er so mann kansn siga at mann kanska venjir ikki við ein smalan ótíðarhóskandi við allan vegin til gamla tunelluna men tað sum er heilt øðrvísi nú tað er tað nú kemur ein nýggju tunnil sum er liggur nógv longur niðri ímóti bygdini beint inna fyri viðarlundina nú kemur tú út vist tú koyrir frá hvalberamegini av við fullari ferð ella øllum ferðinm við høgari ferð við tveimum heilt góðum farbreytum og so koyrir tú nakrar fáar metrar úr tunlinum so kemur tú knappliga inn í ein heilt ótíðarhóskandi smalan veg og tað er har veruligi vandi kann uppstanda serliga visti eg ikki er royndir kendur koyrarar við tað økið sum er eg kann eisini taka fatt í beint við har sum tunnilin kemur út tætt við har er viðarlondin plantasian á tvøroyri sum er ein øgiliga vakur vegarlund sum er heilt heilt nógv vitjað hon er faktiskt frá nú av til seintá heystið so er hon full av bæði botnum og vaksnum barnafamilju beðga beint við barnagarðurin liggur beint við barna skúlin liggur beint við tí er tað soleiðis at tað vilja ferðast børn og vaksin til og frá hesum vegnum hvønn egiliga itiliga einasta dag tí er tað óalmindiliga umráðandi at hesi vegasdrekkini verða gjørd og tey eiga at verða gjørd soleiðis at tað verður ein ser skild gongubreyt eisini við síðurnar av sum eg skilji kostað tað ikki nakað serligt meira men soleiðis tú tryggjar at øll tey sum ganga tí hatta er tann farlagin í suðuroynni vildi hildið har sum mest børn ferðast kønn eg vilja einasta dag til gongu eg kundi kanska nevnt millum annað visti okur taka á eysturoyartunlinum sum eru ein fantastisku tunnilin sum er tikin í brúk nú hvussu nógv vegastrykki er ikki gjørd til frá tí tunlinum summi vórðu í tí upprunaligu verkætlanini men tað erumen sumi eru slett ikki har eru longu hundrað tals milliónir brúktar og okur hava akkurát hoyrt at landið og kommunan kommunurnar hva hava gjørt samstarv um at upp mundir aftur tvey hundrað milliónim av vegastrakinum skuldi gerast afturat

og hetta her er ikki sum sagt ein trupulleiki sum hevur stungið seg upp beint í dag hetta hevur verið ein trupulleiki leingi men longur ella tættari upp á at tunnilin letur upp meira vildi e sagt meira øtti er lopið á fólk sum búgva í grannalagnum ikki bara tey og sum búgva í so tey sum síggja tað til dagliga vita av at har er ein dag á vandaleið og hon vil vera munandi meira meira vandi tá ið tá ið tunnilin opnar tí tá verður kemur tú frá einars vonari breiðari farbreyt inn á eina heilt ótíðarhóskandi farbreyt yvirskiftin faktiskt fyri et her uppskotið yvirskriftin er faktiskt trygd tað er talan um trygd tað er talan um ferðslutrygd tí tað er vandi á ferð á hesum strekki og tað kann einans rættast við at hesin vegasøkini verða gjørd sum tey burdu havt verið gjørd í saman við verklagslógini ta burdi hat verið við men tað kann ræddast við att løgtingið so illa so saman við landsstýrinum fær játtað pening til at fáa gjørt hesi vegastrekkini

ja takk so er tað viðmerkiligar sigur steinberg ja takk fyri dagara formaður ja eg eri samgvipið á tann hamar at tá mann hevur gera eina so stóra verkætlan sum skal vera í ordalógv fram ár fram yvir og eisini verður partur av tí komandi suðuratunnunum har mann skal brúka somu farleið so sigur tað ikki sjálvt at tað má vera í ordan búð meðna við tunlarnar hetta er so kann mann siga ein lútfasta lítil uppheit í mun til tað samlaða prosjektið so sjálvandi skal tað ikki vera nakrir fløskuhálsar á mann skal eisini útmerka seg við at gera tingini ordiligt so sjálvandi taka okur undir við at
tessin her parturin eisini verður gjørdur ongantíð for skjótt tí tað opnar fyrsta dagin tað verður stórur dagur áðrenn okur vita av
ja takkfyra formaður ja eg samdi við sigið í staðn berg tað er einki neyvi um tað tí líka mikið hvat og hvussu hvat er hent hví eg tað ikki komið við og so víðari so eg veruleikin tann at hesi strekkið ikki eru gjørd og tey koma at vera til vanda fyri fólk man kunnu nevna tunlanr norrum fjall upprunaliga verkætlanin var upp á tvey hundrað og nakrar hálvtrýss milliónir og ja men so henda broytingar kostnaðastøðið fer upp og so víðari og alt verður tikin við vónandi tað er so lagt ta ómudupult afturat so tað er ein verkættan sum kom upp á fimm hundrað milliónir her snakkað okur um makimum mella mak allarhæygsttjúgu milliónir sum kunna tryggja hesi vegastrekkini sum eru dottirnir í millum gloymd ella kanska eg man bara sær burtur frá tí hildið eg ver ein sparing eg veit ikki tá skuldi verið gjørt man kann gott bí breita firvandasamgongu man kann eisini ú leggja hesa tað kundi men líka mikið so máta bleiv
gjørt suðulavsøk
takk fyri hara formaður hæyinsacariasen takk fyra hara formaður nú var bjarni hammerin á hesum her sum faktiskt er nokk so innlýsandi atur eg haldi at mann eigur at taka hetta her við sum te eisini víst á at gróti er til staðar og sovíðari men tað sum eg sjálvandi er nokk so sintersantað er tað at mann tosar longu um at fara í holt við at gera ein annan tunnil suur suðuroynni áðrenn mann tosar um at gera hendan partin lidna og tí haldi eg tað at tað er tað er er vert at taka við at mann fær gjørt hesar verkætlanina lidna eisini so soleiðisnar at at vegin er á báðum síðum er ein partur av tí soleiðsnr tað hangar saman við eini oordiliga koyribreyt og eitt annað sum er rættiliga áhagarvert sum bjarni hamer verðr inni á tað er trygdin hjá fólki sum súkkla til at ganga tað verður gjørt alt ov lítið við
ikki bara í hasum førinum men øll
ja takk hra formaður ja tað tað passar tað er nemliga nokk ikki at har tað einasta strekkið í føroyum at tað verða gjørt tað verður gjørt kanska for lítið við trygdina har sum fólki ganga kanska súkkla eisini tí at men akkurát hetta strekkið her til felduvís elta egið lokalur tað er óalmindiliga nógv ferðsla við við við við smábørnum sjálvandi skal ein verkætlan sgerast ferdig áðrenn hann onnur byrjar men tað er øgiliga øgiliga trupult at samanbera akkurá hetta her lítla vegastrekkið við tann suðuryartunnilin sum vónandi verður verður kemur har vita okur av at øllum førum vit sitandi landsstýrismannin sum sigar seg vera í gongd við nakrar forkunningar afturat so etað nakað eftir áðrenn okur koma a nærkast nærkast at har verður sett í gongd men tað eru okara vón at landsstýrismaðurin setir suðuroyartunnilin eisini í gongd sum allarskjótast tí tað er sum mann sagt tað er eisini tíðin at talar ímóti okkum við tí tað máu ikki ganga forlongd í tí so er man bangin fyri at tann verkætlanin forsvinnur øllum førum til tað verður skift um
men takk fyri miðgerðina og takk fyri harra formaður ja so er tað
magnus rasmussen sum fær orði ger sovæl ja takk fyri takk fyri harra formaður er eitt uppskot til eykajátanar løgtingslóg fyri mars tvey túsund og einogtjúgu um eitt uppskot frá bjarna hammer løgtingsmanni um at játta tjúgu milliónir krónur í samband við vegaføroying til hvalbiartunnilin bæði trongisvágsmennina og hvalbiarmenna tað verður tosað nokk so nógv um hetta við at vegin er ikki tiknir við og tað er ikki ikki nakað nýtt men fyri tað er tað øgiliga harmiligt vit kunnu taka nú eysturoyartunnilin har forhandlar mann aftur og fram og akkurát sum tað sum kemur í drað tað kemur ofta seinni í lag tað er so tungt at koma aftur umaftur so tað er øgiliga harmiligt men har vil eg bara vísa á at nú tá ið vit hava bjóðað tunlar norð um fjall út hervegin er við og eisini til fámjastunnilin vit skul havaá vegirnar við soleiðisnar at mann líkasum tekur læru við tí sum ikki verður so gott tí tað er jú innlýsandi tað er jú innlýsandi at atkoman til atkomuvegin er til ein tunnil mugu vera í ordan henda kostnaðarmetingin tað stendur ikki hvør eg komi við henni eg rokni ikki við atð er bjarni hammer sjálvur eg ivisti í at hannhevur fingið mann sigur vegleiðing onkurstaðis frá hesar her tjúgu milliónirnar og eg havi sjálvur verið í suðori so eg eg eg veit hvussu at tað sær út og og tað sær ikki tað sær ikki gott út tað er ein mann kemur út úr tunlinim visti mann tekur tað tann vegin til trongisvágs so er tað ein autostrata mann kemur út úr og so knappliga sum fær tað niður til nakað sum er nokk so smalt og tað er nøkulunda tað minnir um hvalbiarmenn so hetta hetta er hetta er er er keðiligt øvit fara sjálvandi at geva hesi eina góða viðgerð tað var soleiðisnar eg haldi tað kristin mikkelsen sum nevnd tað hetta var jú frammi í samband við fíggjarlógarviðgerðina í tinginum og tað tað kom so ikki við øh tað skal ikki eg skiljat soleiðisnar sum at mann ikki ynskir at fáa tupp á pláss tað er bara alt snýr seg um einar um raðfestingar og tað kom ikki við tá seinasta heyst øvit fara sjálvandi at gevast eina góða viðgerð og at fáa landsstýrismannin til hoyringar í hesun her kanska saman við landsverk eisini hvussu hvussu kann hetta gerast og hvussu er við hesum kostnaðinum kann hetta gerast má tta gerast í einum ella kann mann taka tí smærri bitum ella vit fara hvussu er at geva te eina góða viðgerð og spyrja teir neyðug spurningarnar og so kanska fíggjarmálaráðharin hvussu hann sær sær upp á tir a til at fáa pengar til hesa her verkætlanina tað tað kundi eisini verið áhugavert um tí hyggja v tí langtíðar løguætlanina so síggja vita ikki har men tað tað er ein ætlan og so er tað spurningur um mann kann skrúva upp á nøkur tøl men tað er hvussu óalmindiliga keðiligt at hetta ikki er við men tað fáa vit so einki gjørt við tí tað er ikki við sum er so fyristilli mær tað at at umboð fyri kommunurnar báða menna við og eisini koma gott at greiða frá hesum her og hetta er altso ein avbjóðing sum má loysa so ella so spurningurin er bara sum etu við at síggja tað tað er akkurát nær vit fáa loyst tað hvussu vil fáa tað loyst og kanska hvussu skjótt
takk fyri harra formaður ja takk fyri so verður tað næsti røðari sum fær orðið tað er páll á reynatúgvu
ger so væl formaðurin ja tað er bjarni hammer sum vegna javnaðarflokkinum hevur lagt hetta uppskotið til eykajáttanar løgtsløg fram og eg haldi tær framsøgumennir sum hava verið hava øgiliga væl lýst hvat ið sjálvt málið snýr seg um tað er eitt kal man siga eitt afturvendandi brek hjá politisku skipanini at vit síggja at man frá politiskari síðu tá ið mann fer undir stórar verkætlanir at at vit ikki gera verkætlanirnar til fulnar eg haldi at vis vit líta ett lítið sindur aftureftir so hevði mann í dag valt at gera vágartunnilin soleiðis at hann koma upp í sandavági mann hevði kanska eisini valt at gera sandoyartunnilin soleiðis at hann kom upp á norðorasa hornið ella úti á glyvursnesi so ð tað ttað er ein afturvendandi trupulleiki og eg haldi má mann bara siga akkurát sum er at í flestu førum snýr tað seg um at fáa pengarnar at og so kanska vónar mann at at tað sum ikki røkkur í verkætlanini upprunaliga tað kann mann so smáttum smáttivið smærri klípum og ogog smærri handlon millum støðusamgongu og innanhísis samgongu fáa fáa telvu upp á pláss við tíðini og og og júst hetta vegastrekkið sum bjarni hammer er inniá í dag má tíverri eisini sigast at vera eitt úrslit av tíð eg haldi vit áttu at sett okum betri leist fyri sum politisk skipan og og vest er tað tá ið mann sær at munur verður gjørdur á í einum øki áv landinum samanborið við eitt annað øki í er tað er tað soleiðis at mann í sambandi við tunlanorð í fjall hevur gjørt eina forkromaða loysn sum er ígjøgnumhugsað úr endaðu annan so er tað bara so er tað bara fínt og gott men so mikið meira harmiligt er tað at at tað kanska ikki er støðan suður í suðuroy jákun mikkesen legði so nokk so bragdliga fyrihaldi í sínari framsøgurøðu við líkasum at at at taka sær heiður og aðru vegna fólkaflokkin og og tær samgongumannir ver íav tí mesta men tey flestu sum hava verið verið við í politikki og eisini fylgja við í politikki vitjaða soleiðis er tað ikki tann táverandi samgongan hon valdi sum sagt at at raðfesta viðareiðastunnilin fram um hvalbiartunilin sjálvt um tørvurin á hvalbiartunninum hevur verið ómetaliga stórur ímá siga tað er tað er eitt tað er eitt ónatúrliga raskt og baksandi fólk í í býlií valba sum hevur roynt avat hildið lív í tí vinnuvirkseminum sum er hapein um undir rættiliga truplum treytum ein nokk so stóran part av tíðini og tað tað skuldu tey hava alt alt rós fyri men sum sagt tann táverandi samgongan honr hon valdi altso at raðfesta viðareiðistunnilin framum heldur ikki ein forkroma loysn ella ikki ein liðug loysn havvar eisini leyparasum hingu eftir í teirri verkætlanini

men undanfarna samgonga sum sat jellum tjóðveldi janaðarflokkinir og framsókn hon tók so støðu til at fara undir at byggja kolbiartunnilin og og hevur so í høvuðsheitinum framt tað arbeiðið hvussu útvie tann fíggjarliga karmin fyri tí og tað var eisini undanfarna samgonga sum valdi sum setti í verk arbeiði við við eysturoyartunlinum og sandoyartunlinum tó at at allir flokkar hava arbeitt upp á skift við at fáa ta verkætlanina lidna

nú eru taðella tveir ei tveir vegar stubbar kann mann kanska siga sum sum hetta her málið snýr seg um sum har vegurin gerst ov smalir í mun til ta ferðslu sum er eru báðumegin við hesar her vegarstubbarnar og í veruleikanum átti hetta ikki kanska slett ikki at verið eitt eitt løgtingsmál hetta átti at verið eitt mál sum sumvarð avgreitt fyri langari tíð síðan men men eg haldi eisini atat sæð frá tjóðveldis síðu so eru vit avgjørðt sinnaði at viðgera hendan spurningin við væl vild tí vit síggja væl teir vandar sum sum eitt nú bjarni hammer so væl vísti á við bæði við ferðslutrongun sum sum eru øgiliga óhepnir serliga eru tá ið tað eru onkursvegna skal vera í samljóði við við tey fólk sum búgva í økinum og virkuí økinum og tað er tað er eingin orsøk til at flætta flætta fólk og bilar alt ov ov tætt saman so tað er tað er væl skiljandi at mann at mann ynskir at fáa fyribyrst vanlukkum og eisini at at at at at funnu loysnir sum sum gagna tí livandi tilfeinginum sum er ikki bara á bilinum sum heild taka vit undir viðhugsanini aftan fyri hetta málið og vilja gera okarasra mann eisini roynir at at at finna fíggingina tað er sjálvandi altíð eina avbjóðing og so haldi eg bara til seinast haldi eg vit tá ið vit snakka um at fáa endaligar loysnir ella lidnar loysnir uttan at gera tað til nakað agalorðaskifti so haldi at vit sum heild í samferðslukjakinum eiga at hava eitt sindur vísskygdar brillur uppi á hetta snýr seg um kalmansiga móttøkupartin av av tí sum einaferð kemur at vera suðuroyartunnilin og tí skal tí skal hetta her tí skulu hesi vegaeimum teinarnir verða verða verða væl gjørdir og og sum heild má eg skoyta tað upp í at at tá ið tað kemur til suðuroyartunnilin sum heild so mugu vit finna so mugu vit finna ein loist um fyrireiking framhaldandi fyrireikingin av suðuroyartunnlilum skal vera í almennerisi undir veingjarbreiðinum hjá landsverki ella um vit skulu fyriskipa eitt tunnils felag ella einm tunnilsnevnd sum skal gera tað arbeiðið tað blívur so kanman siga tað blívur so hin parturin av hesum trupulleikanum sum bjarni hammer sum væl vísir á við hesum norðuruppskotunum men sum heild eg vil avgjørtsinnaðir til at tosa at tosa við tá ið tað snýr seg æg at royna at at finna hesar pengarnar til
hesa vega teina takk fyri formaðurin
bjarni hammer eina viðmerking ja takkfyr hara formaður sum potlarenatigvur vísir á so er tað eingin ivi um tað tað her er ikki tann fyrsta verkætlanin í føroyum sum hevur nakað manglar og grundin til at hon er endað í løgtinginum aftur tað er nokk tað at mann kanska hevur havt eina forvanning um at tað kanska bleiv gjørt allíkavæl mann hevur hoyrt um tað at tilboði man eg biðið um tilboð um maner hetta men veruleikin er bara tann hesi vegaskjórtini eru ikki gjørd og tað sær ikksi út tilat ty verða gjørd uttan løgtingið gera eitt annað men tað argumentið at tað eru nakrar manglar tað má so ikkiviði ein neina umbering fyri at mann kal lata vera a gera tar tí er að er sjóandi gott at hoyra at at tjóðveldið er positivta eisini fyri tí men men tað má gerast suðula so
takk fyri at forma hann
ltakk fyri vit løgdu eg vil siga allar árar í sjógv fyri at at gera okara til at fáa kvalbiartunnilin til veruleika so so tí er tað einki meira natúrligt at at vit vilja royna at fáa teir báðar tilstundandi vegasubbarnar til hvalbiartunnil at at rigga báðu megin bæði sunnanfri og norðanfyri bergoli so so tað er bara ein ein eitt natúrligt framhald av tíat
takk fyri
so er tað siri stenberg takk fyrihara formaður ja eg haldi at tað var ein rætt avgerð okur tóku eisini at fáa sett kvalbjarartunnilin á skrá og nú eru ikki nógvir dagar sum verðið koyrandi og sjálvandi má tað gerast ordiligt soleiðis at tað ikki eru nakrar snøklar eftir sum gera tað at mann ikki fek tað gleðir burturúr sum mann allars eigur at fáa so at sjálvandi taka okur undirvið hesum uppskotunum tað haldi eg og okur ynskja eisini at vegurin er so mikið klárur at hann eisini kann brúkast víðari tá ið mann hugsar um ta víðari útbúggingina eisini við við einum komandi suðuryartunli tað er væl tað sum er endamálið við tí heila at mann fer alt samanbundið og at mann hevur eitt ordiligt viðakervi og tá verður hetta
partur av tí
pállreynatúgvu ja takk fyriformaðurin ja nettupp tað at at vit fáa góð og trygg samanhangandi vegakervi í øllum landinum er er hevur verið ein vissión sum kanska fyrst og fremst hevur verið hevur verið borðreidd av landsverksfrøðinginum upprunaliga eftirkríggi og frameftir og sum so politisku flokkarnir hava tikið tikið til sítt og eg haldi tað er øiliga týdningarmikið at at vit hava tað fyri eyga at vit at vitt hugsa um at gera vegakervið trygt og gott ikki bara har sum ferðslan er er mest men eisini har sum har sum vit kanska ikki koma so øgiliga ofta altso har sum tað eru har sum tað eru meiri fjarskotir ella til tey meiri fjarskotnu plássini í føroyum tey hava sanniliga eisini krav upp á atvit syrgja fyri at vegakervið er er gott har eisini og tað verður brúk fyri tí tá ið vit nú einaferð fáa bundið suðuroyna upp í við suðuroyartunlinum sum eg síggi av
avgjørt fyri mær takk fyri ja takk fyri so er tað steffan klein
takk hara formaður ja vit viðgera eina eykajáttan sum snýr seg um vegastrekkini báðumegin hvalbiartunnilin og uppskotsstillarin hann vísir á at at tað tíanverri eru tveir fløskuhálsrar á hesari

er undranavert at at hesir vegarstuparnir ikki eru tiknir við og sum fleiri hava víst á so er tað ikki fyrstu ferð at vit eru í hesari støðuni eg haldi at landstýrismaðurin í samdferðslumálin hevur ergrað seg um tá tað kemur til eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin at mann ikki tikið meiri við har serliga tað í runavík og ið er ottan fyri havna tá tað kemur tilviðarefstunnilin vistu tú tosar um veðingar so so eru tað mest forstreðir um at har einki fmradio er í tunelni hví ætlar víðar verð hevur mann spart fmradior burtur

er taðer ein góður spurningur mann vildi nokk gera tað so bíligt su møguligt men tað er tað sum frostera tær mest tað er at teir kunnu ikki lurta eftir útvarpinum í í tunellini og so er tað sjálvur verðurin inni í dølum hann var fyrst var tað øgiliga skrøpuligt alsvalt varð brúkt ella ella eg veit eg veit ikki hvat hvat matereellin man brúkti tá men tað kundi pilkast av við einum skrúvublaði tá ið mann so fekk gjørt tað ordiligt so vísta seg at vegurin hann er hann er nokk so smalur hann er kanska hálv onnur breyt æhsum bjarni hammer eisini vísir á hann ger upp vegin er uppat onkurtí hev ma eina breyt so tvær so er tað onurstaðni har millum ogtað vil siga at verðurin inni í dølum eisini er og og tann næsta stóra verkætlanin sum ella tann næsta hon er sett í gongd tað er tunlarnorður fjall har vísir tað seg at vit hava fingið tað mesta við tað er tað er øgiliga gott og tá tað kemur til vegir og vónandi sleppa vit at lurta eftir útvarpinum í tunlinorðfjall og at ja at mann ikki ger býttar sparingar har tá vit hava lært av feilunum ferð eftir ferð og eg haldi at tað má vera loystirin tá vit hyggja frameftir at mann at mann hevur so at siga alt við øll tey grundleggjandi tingini og og eisini hetta her við prísinum at mann hevur eina realistiska prísmeting og so kann mann taka støðu til tað heldur enn at at sjúska seg til eitt lægri brelop ígjøgnum sparingar ella bara fyri at fáa vælvild her í løgtinginum so heldur siga sum er hvat hvat mann væntar tað kemur at kosta og tá er tað nemmari ella lættari fyri at halda seg til til rprosjekti og og at fáa øll tingini við sum mann heldur er neyðug og so kann man eisini spyrja seg jamen nær er nær eru uppgávurnar gjørdar til fulnar vist vit taka tunnlarnor fjall so er tað øgiliga nógv sum ynsktu gera bø og tey sum eru sum sum ikki eru komin yvir tað enn tey halda hendan uppgávan ongantíð erður gjørdr til fulnar tí at vit koma jú til ein annan fløsku í háls har í klaksvík hann er so ikki líka ógvusligir sum sjálv tunlarnir men men tað mán verður kanska ongantíð nøgdir vistumann skal hava tað allarbesta hvørja ferð tí tað tað fær mann ikki altíð men men tá tað kemur til tunlarnir so haldi eg tað er øgiliga gott at at prísmetingin er sum hon er tí at hon tykist at vera realistisk fimm hundrað og tveyogtjúgu miliónir og og her haldi eg mann rakar rætt

og ja og nær er uppgávan gjørd til fulnar tí at visi eg taki í mínum lokalum røði so so er eitt so kallað depilsving áðren mann kemur tunlarnar eitt øgiliga nógv umtalasving har mann ikki fær møtt teimum stóru bilunum og annað kundi mann sloppið kundi tað verið við kundi mann sloppið undan depilsvinginum og so generelt við allar tunnirnar so so ynskja tey lokalu og fáa teir longri niður fáa tunlarnir longri niður men men tað tað viðførir longri tunlar og og og ein hægri prís so taðr øgiliga keðiligt at at at mann er endar í hesari støðuni viðvíkjandi hvalbiartunninum eg veit at eg nú kenni eg ikki eg havi ikkiveri við til at samtykt kvalbiartunnilin eg kenni ikki ta søguna men oftani kemst tað av politiskum órógvi at mann mann sær orka at gentini fáa t hetta ella einki so má mann taka av fyrr ella seinni menso eis heilt grundleggjandi so so fær eingin tað betri av at onkur annar hevur tað verri í landinum tað vit mugu unna hvørjum øðrum at prosjektini verða gjørd væl og og sluttaði ordiliga ordiligani av so pollareynatúgvu og jaku mikkelsen vr inna hesin her við raðfestingum og hvør hevði arið á hvørjum og hvør tunnil kom áðrenn hvønn og har fíltust pollareynatúgvu á at at at viðaroyðstunnilin kom áðrenn hvalbiartunnilin men har kanst tú skoyta upp í at at landsverk hevði eina raðfesting sum æt tunlarnormfjall hvalbiartunnilin og viðareiði men politiska skipanin vendi tað so fullstendiga høvdið og tað bleiv so viðareiði hvalbiartunnilin og tunlarnorðfjall til seinast teir eru so settur í gongd tað eru til at gleðast um men men soleiðis er tað jú ofta í politikki og tá tað kemur til raðfestingar og og annað men fíggjarnevndin má sum viðgera hetta her og og vísa á um tað ber til at fáa hesar tjúgu milliónirnar við onkursvegna ella ella hvussu mann hvussu mann takk hett her tí tfyrr ella seinni so má má hetta gerast

viðmerkingar bjarni hammer fyrst ger sovæl ja takky formaður mann kann gleðast yvir at tað politiska stríðið sum var og kanska hevur verið í langa tíð tað er eitlanasta yvirstaði tí allir teir tríggir tunlarnar sum norðrum fjall ogbyrjastunnil oghvalbitatunnilin eru øllum førum farnar í gongd tveir eru longu so gott sum ferdigur og tann eini byrjar heilt skjótt eg vil geva steffan klein olsen ja pósen rætt í tí at eingin fer tað betur um onkrar annar ferð tað verri og tað er har mann er tí haldi eisini tað gevur øla góða meining at mann fer avgreitt hetta her so ela so og so eru allar tríggjar verkætlanirnar skjótt heilt ferdigar og til gleði fyri
alt fora fólk takk fyri harra formaður ja takk
so er tað steffan klein poulsen ger su væl ja tað er so vit vit fáa tað ikki betur av at aðrir føroyingar líða so ella so ella hava verri umstøður men men har hoyrist eisini til søguna at at tað er tað er jú ein spurningur um raðfesting vit fáa ikki gjørt alt í senn og tá ið mann ikki hevur tikið vegirnar við tá ið mann hevur kanska roynt at trýsta prísin niður soleiðis at mann fær ingtinglimuirnar inni her við upp á at at at játta men so kemur mann ofta í eina sovorða støðu tí at so er mann farin víðari og so er tað ofta ringt at koma aftur til tey prosjektini sum mann heldur atmann hevur hevur slutt av her politiskt í øllum førum men men tað tað eru vit so samd um og og vónandi kann mann í fíggjarnevndini finna ein fornuftigan loysn har mann fer aftur og og rættar upp

ja so er tað pállareytartúgvu fger so væl fyri formaðurin llin poulsen sum eg haldi sum heild fer væl um í í sínum røðum um tey mál sum verða viðgjørd farani e spurningin um raðfestingar ja sjálvandi er altí soleiðis at at ein samgonga byggir á herðarnar hjá teirri undanfarnum tað er tað er gott latín tað tað sleppa vit ikki undan um vilja tað ella ikki raðfestingarnar at mann broytti uppp á tað var so næstsíðsta samgonga sum gjørdi tað sum veruliga sum royndi at at hála viðareivisi tunnurum framum hvaldvi at tunnlum kanska eg vóni mann at trýst fór blæð nóg stórt at mann eisini fekk tunlarnar norðurum fjall ið í sama háli men men tað hildu vit tað so var púra órímiligt ímóti hvaldbiingunum tí valdu vit at gera tær avfeskingina tann tunnil kom fram men eg sakni kanska at at vit fingu eina eitt sindur størri my har sum vit fingu tað á borið hvat er tað tann samlaða avbjóðingin hjá okkum át samferðsluøkinim feri framman tí har sær út til at vera eitt sindur vakom í løtuni takk fyri

steffan klein poulsen ja tað er eri púra samdur í pollarenatikur at vit byggja á herðarnim hjá hvørjum øðrum og tað blívur ofta nei sort eg veit ikkihat man skalt kalla tet o keðiligt stríð um um ærina av av øllum møguligum prosjektum líka sum mann royna at taka ærina av av yvirskotum á fíggjarlógini men tað eru nógv ting sum vit ikki stýra áher sum politikarar altso tað eru tað eru so øgiliga nógvir faktorar og akkurát íítøkiligu verkætlaninum so som blívur tað kanska meir nemmari at taka aðrna fyri tað men eg haldi tað er tað er eitt óneyðugt stríð og og ja so spyr pollareynatygdin til til samferðslukermið sum heild og harja har verðr nokk broytingar gjørdar eg veit ikki hvussu skjótt men bæði tá tað kemur til prísir og annað og hvussu tað skal raðfestast frameftir so tað tey tingini vit sjálvandi fara a hyggja eftir
takk hara formaður ja takk fyri so er tað næstu røðar rutt n
tvang gersuvælvit hava fingið eitt uppskot til eina eykajáttan frá bjarna hammer og hetta er á samferðsluøkinum tað snýr seg um tvey vegastrekkir eitt hvørji menna við nýggja hvalbiartunnilin í inni í trongisvági og so ø hini menna við ja nú skal eg líka síggja her frá landsvegi úti í nes frá nýggjum tunnilsvegi við rulluportri og heim móti verandi ruskplássi eg kenni hetta strekkjað trongisvágsmegin men hetta hvalbiarmegin kenni eg ikki heilt men einki ivast í at hetta strekkið í trongisvági treingir til batar nú verði diskuterað nokk so nógv um hví hetta ikki var ein partur avhvalbiartunlinum øh eg eg veit ikki um eg eri samd við at hetta heilt natúrliga eigur at vera ein partur av hvalbiartunlinum altso hetta er ikki ein atkomuvegur til tunnilin hetta er ikki beinleiðis í far leingiseg av tí visti eg havi skilt tað rætt men sjálvandi og eisini tað at tú fært eina nýggja góða farleið tað sjónlig ger eisini knappliga hvussu vánaligti tað rundanum er vit kenna øll til hetta her at tá ið vit fara í býin og keypa okkum eina nýggja sofu so síggja vit knappliga ta treingir til at málast og kanska eitt nýtt sofaborð eisini so tað kanska eisini er tað sum ger seg galdandi her at mann hevur havt so ótrúliga vánaliga farleið at mann kanska ikki hvur gjørt sær so nógv far um hvussu vánaligt hetta vegastrekkið í veruleikanum er ella hesi bæði vega strøkkini framsókn eru við sinnaði til at gera íløgur í samferðsluni vit halda vit skulu hava eitt væl virkandi samferðslunet bæði tí at tað skal lætta um hjá fólki at ferðast kring landið og eisini hevur tað nakað við trygd at gera og og trongisvágsmei er er her eisini nokk so tætt bygt rundanum hetta her vegastrekkið so sjálvandi skal hetta raðfestast og gerast tað síðsta uppskotið sum er á skránni í dag er eitt sum framsókn hevur lagt fram so kalla fíggjarpolitiskt regluverk tað sum mann í danmark kallar eina bus skettlóg og í tí uppskotinum liggur nemiliga hetta her við at tá ið tú kemur við nýggjum útreiðslum so eigur tað ikki at vera soleiðis at tú kanst leggja omaná og leggja omaná uttan at spara aðrastaðni ella at koma við tilsvarandi nýggjum inntøkum og í mun til hesar tjúgu milliónirnar so merkir tað jú at vit halda at mann av røttum eigur at vísa á hvørjar aðrar íløgur so skulu bíða ella hvar skuldi mann tikið fleiri inntøkur frá tað er tann fyrimunurin mann hevur tá mann situr í andstøðu at mann kann leggja uppskot fram sum verður viðgjørt púra isolera uttan at mann samtíðis tekur ábyrgd av restina av fíggjarlógini fyri árið so tað eru so mínar viðmerkingar til hettar at eg kundi gott tikið undir við hesum her men eg haldi prinsipielt at tað eigur at verða viðgjørt í einum størri høpi har sum mann hyggur eftir hvat fyri aðrar vegagerðir kundi mann skumpað afturum og tikið hetta framum til dømis men hetta skal gerast fyrr ella seinni tað eg eri eg púra samd við uppskotstillarin ítakkfyri

so er tað bjarnihammer sum færja takkfyri harra formaður ruttvang vísti á um hon visti ikki heilt um atta her var eitt forleingissi av sjálvum tunlunum tað er tað serliga tá ið mann hugsar um tvørorármegin har kemur tú út í seir nýggju nýggja tunlinum sum sær út til at vera øgiliga flottur góðar farbreytir nýtímans og so koyrir tú kanska smáar hundrað metrar kanska tvey hundrað metur í undanbrekku og so kemur tú innan smala vegin so eg vildi sagt at tað eru nemliga í forleingi seg men men tað er gott at hoyra framsókt er positiv hugsar um at fina eina loysn og vónandi finnur mann eina loysn

ruttvanggja takk fyri ja tað var meira altso og tað broyti sum so yvirhøvur ikki støðuna hjá mær eg haldi at sovorðnir vegastrekkar sum liggja og eisini her eru nokk so nógv hús her á leiðini at sjálvandi skal tað gerast tað var meira í mun til tað um eg helt hetta var ein púra natúrligur partur av tunnilsætlanini ella ikki øhsum sagt ehetta er ein tiltrongd íløga sum eigur at verða viðgjørd saman við restina av íløguætlanini fyri
ár takk fyri ja takk so er tað landsstýrismaðurin sum fær orðið
formaður tað at vit hava ynskir um at fáa alt fórbetrið tað er jú ein sunnaðstekin tað er tí vit eru framburðsfólk og tá tað kemur til hendan tunnilin kvabiartunnilin so hevur mann valt at siga at tunnilsprosjektið er at binda í landsvegin báðum mennavið og tunlarnim norðum fjal har ger mann eisini tað altso mann bindur í verandi landsveg tað at hetta stutta strekkið í hvalba

og at tað heldur longra í trongisvági er er smælri ja tað er sum so ikki nakað nýtt men tað eri ikki við í sjálvum prosjektinum tó vil eg siga at eg havi tosað við landsverk fleiri ferð um hetta her men enn mugu vit bíða eftir endaligu uppgerðini fyri kostnaðin av hvævbiartunlinum tí skuldu tað verið so at atokkurt fer at leypa av har ja men so brúka vit tað til júst teir vegir sum her verður tosað um men sum sagt landsverk vil ikki siga at at at at har leypur nakað av enn og so tað vóna vit at vit fáa ta endaligu uppgerðina øh hví ið mann ikki hevur havt hesar breiðkarnar við tað er so ein ein spurningur eg ikki fái svar uppá men eg veit at hennrik old sum var tann sum setti hetta arbeiðið í gongd segði at at hann vildi hava arbeiðið í gongd og og og hvalbiarmegin tað var hann øliga keddur avu at teg ikki var komin við beinanveg men tvørorámegin vóru einir hálvfjerðs jarðeiðarar sum hann skuldi forhandlingar við so hann visti ikki um tað forhandlingarnar nakrantíð høvdu blivið lidnar og so koma eingin tunnil so tí valdi hann heldur at at fáatunnilin øhog so tey ting sum bjarni hammer her skjýtur upp ja men sjálvandi skuldu hasa breiðkanarnar gerast men tað er ein spurningur um raðfesting onkuntíð verður sagt at landsstýrið játtar pengar altso tað er er løgtingið sum játtar pengar og mann hevur ikki sett av til hetta ííí hesum árinum men tað er sanniliga eisini avbjóðingar aðrastaðni altso fara vit norðureftir sandslíð til dals til kirkjubøar vegurin har er rættiliga vánaligur har era eisini nógv ferðslu at selja um summarið tjørnuvíkar til gjáar oman í funningsfjørð og til eitt rímiliga valfólkaøki vegurin í skálafirði selatrað og tað bleiv nevnt her í sambandi við tunlarnam norðum fjall ja tað næsta sum kemur har ta er ferðslan gjøgnum klaksvík og tað er ein raðfesting og løgtingið hevur valt at seta pengar av til nøkur av hasum eg nevndi í í ár men tað er einki ivast í at tað blívur ein ein ein raðfesting sum skal gerast og vissu vit taka í suðuroy jamen so hevur løgtingið avgjørt at seta pengar av at fara í gongd við fámjinstunnilin onkur kundi sagt ger hitt alt liðugt áðrenn vit fara at gera nakað til fámjins men eg rokni ikki við løgtingið fer at siga tað eg vænti at mann sigur at mann gjarna vil hava fámjinstunnilin í gongd

men sum sagt so so er tað ein raðfesting og

ið mann ger eina ætlan ja so hevur mann ásett sær ein løguð karm og so má mann innan tann løgukarmin royna at forhanna seg fram til hvørji ting ið vit noa í hesum árinum og hvat má bíða og eg eg ikki iva um at hað eru nógv tingfólk sum skuldu kundu hugsað sær at nógvar aðrar ábøtur blívu gjørdar eg nevndi nú bara nakrar har og men tað eigur at verða gjørt í eini fíggjarlógarforhandling tí í hesum førinum so kemur bara eitt umbøn um ein eykajáttan ikki hvar ið hvar ið vit skulu prioritera niður tað hevði verið tað rætta tað hevði tað verið vist tað var í samband við eina fíggjarlógargerð hog hvussu tingini síggja út eg vil siga at pengarnir er ikki óavmarkaðir tað er halla á fíggjarlógini í dag og hendan samgongan fekk fyrst eina rokning upá hundrað og hálvtrýss milliónir upp á hábygningin og nú havi vit fingið eina rokningupá tveyoghálvfjerðs milliónir afturat sum bara komin inn gjøgnum síðuhurðina nú seinastuni og tað eru ting sum va væl noyðist at gera bygningurin má gerast liðugur so men sum sagt at tað er avbjóðandi og slík viðgerð sum hendan í dag til hesa bæði vegastrekkini eiga at verða tikin í samband við prioriteringar í samband við eina fíggjarlóg tó vil eg siga at tá ið endaliga uppgerð av hvalbiartunnilnum er gjørd av um nakað leypur av har so verður tað brúkt
til hesi vegastrekkin takk fyri fornað ja takk
bjarnihammer eina viðmerking gott at hoyra jørgun niclasen er positivur um um hesa verkætlanina og tað er eingin ivi um at tað eru verkætlanirnir sum hava manglar hetta er nokk ikki tann fyrsta sum hevur onkran mangul jørgun niclasen kennir gott hesi vegastrekkini eingin ivi um tað og tað eru nøkur vandastrekkin tað er tað eingin ivi um sjálvt um tað er ein spurningur um raðfestingar so eta hevði tað sjálvandi verið gleðiligt møguliga eisini bíligari at fingið tað gjørt nokk so skjótt eru pengar eftir sjálvandi ta hv tað verð gleðilívsat kunda verið brúktur eg havi gott nókk hoyrt okkurt um at tað eri ikki mei nein komma tvær tríggjar milliónir eftir men men landsstýrismaðurin hevur uttan kanska ik fáa nøkur neyvari tøl enn tey sum eg havi fingi
takk fyri harra form
nei men sum eg nevndi hasi eg havi spurt landsverk fleiri ferð um tað men landsverk vil ikki geva nakað endaligt svar upp á tað fyrr enn tað endaliga er gjørt upp so kanska einki leppur av kanska verður tað nakað tað verður ikki nógv men skulu vit hopa tað besta so verður tað nakað og so verður taður brúkt
klesvegastrekkin
so er ta jákon mikkelsen harra formaður tað er rættsum jørgun niclasen vísir á at tað kom ein eykajáttan pá hundrað og hálvtrýss miliónir av landsjúgrahúsinum og og nú er aftur einaoghálvfjerðs tveyohálvfjerðs milliónir komin afturat og so sigur landsstýrismaðurin og tað er bara nakað við mugun játta tí tað má gerast ligur bygdin a gerast liðugt og tað hevur verið hálningurin millum politikarar alla tíðina og og tað er væl skilligt men eg loyvi mær ivast í um manbihandlar aðrar íløgur p á pá handan mátan visu vit taka hetta strekkið sum er tjúgu milliónir sum ikki er liðug altso tað er er tað ikki eisini ein íløga sum má gerast líkasæan og og visi tað skuldi avsetast tíggju ogtjúgu miliónir íl klakska sjúkhuus so sigur mann nei nei tann íløga má bíða men tað vísir sum at mann hevur eitt øgiligt forstáilsit glas upp á sana máta vit mugu baa játta tá hundrað tals milliónir ferð aftaná fer fyrr tí hetta má gerast liðugt men hugsar mann akkurát á sama
tá tað fer út
ja eg vil siga eg hugsi epp á sama máta tað sum hevr gingi fyri við hsum við hesum hábygningnum tað er tað er tað heilt ófatiligt av rokningin ppá tveyoghálvfjerðs milliónir nú tað er tí mann ikki upprunaliga tikið við at teir skuldu knýta saman í kvalbiartunlinum sum undanfarna samgongan gjørdi so hevur mann knýtt tunnilin í verandi landsvegir men hábygningurin er ikki einonknýttur saman við altso hetta her vit skulu líkasum fáa hol ígjøgnum fyri at sleppa at brúka hann og í í í suðuroy so verður vegurin í trongisvági tann sum hann hevur verið í nógv ár og og har hevur hann kunnað brúkskt men eg haldi hann átti at vera breiðkaður men hann kann brúkast tað vil altso siga at at at at munurin er at tá hvalbiartunnilin verður liðugur um ikki so langa tíð so kann hann takast í brúk við verandi vegum á bygninginum hevur mann slett ikki hugsað sær at hann má binda saman fyri atkunna taka sær brúk so eg vil siga at støðan í hábygninginum er munantíverri men sum sagt tá mann ger íløguætlanir so eigur mann at at taka alturvið frá byrjan tí heter við at koma aftaná
er altíð keðiligt ja takk so er tað bjarni hammer sum fær orðið
ger sovæl ja tk ja takk fyri hara formaður eg taki a lítsindi samanum tað er tað er gleðiligt at uppskotið er sum so yvirorðnar rímiliga positivtviðgjørt men egmá líka gera eina lítlari rætting eg vil ella eg vil geva jørgun niclasen rætt í tíð at tá ið hvalbatunnilin letur upp so er tað ein farleiði sum ger at tunnilin kann lata upp hann kann forseta men eg kann ikki e vil ikki gevnum rætt í tí at tað er tað sama tí í dag heldur tú áfram við at koyra á eini farleiði sum er sera smøl líka til gamla tunnilim tú venjir te við hann men nú tá ið hesin níggju letur upp nú kemur tú frá einum breiðum nýmótans vegi úti um eina heilt smalan uppá heilt stutta tíð so sjálvandi vil vandin økjast nakað væl meiri enn tað er áðrenn jakum mikkalsen var inni á nógvum sum var var seraáhugavert millum annað eta munur á verkætlaninum sum eru heilt stórar og verkætlanir sum eru so lítlar er tað munur á verkætlannum sum eru í miðstaðarøkinum og verkætlannm sum eru uttanfyri fyri miðstaðarøki tí altso glasi vóru upp at venda ja tað komu hundrað hundraðtals milliónir í eykajáttanum inn um at snakkaðu tann fyrsta tann fyrsta verklagslógin eg veit ikki fyltu tað eina a fýrasíðu sum er bara bygt út og bygt út hápenningurin r eitt dømi aðrur tilkomulvegir til eysturoyartunnilin hundraðtals milliónir koma aftaná tí e tað kanska eitt sindur ørkymjandi at hoyra at at at tað verður gjørdur munur á heilt stórum verkætlanum og heilt smáum verkætlanum sum liggja tættimp á miðstaðararøki og so uttan fyri miðstaðarøki uttan tyr at halda teimum økjunum upp móti hvørjum øðrum men yvirorðna haldi eg hetta her uppskotið í fyrstu viðgerð hevur fungið eina jaliga viðgerð og eg hopi at tað fer in eina jaliga viðgerð eisini í fíggjarnevndini tí at sum landstýrismaðurin sigur tað er eain spurtmann um raðfestingar tey eta kanska men hetta her er øllum førum ein av teimum smáu eykajáttanum í mun til eina rímiliga stóra verkætlan sum liggur uttan fyri miðstoyararøki fyri at fáa eina heilt lidna ferdiga og eisini fyri at gera eina at trygga altso tað draga seg um trygd í hesum førunum tað e tað tað draga seg um so mít vóna er at okur fáa ina jaliga á eina góða og eina eina eina eina sum ú siga eina positiva viðgerð í fíggjarnevndini soleiðis at mann finnur eina loysn um mann finnur pengar í tí verandi verandi verætlanini ella mann finnur tað onkra aðrastaðni tað verður spennandi hvat fíggjarnevndin kemur til men eg vóni veruliga at onkur
loysn verður funnin sum soleiðis so takk fyri teimum ja takk fyri so ikki fleiri sum hava við um orðið orðaskiftir enda og hetta mál verður beint í fíggjarnevndina so fara vit víðari vit fara so víðari í skránni og nú koma vit til løgtingsmál nummar trettan tað er eitt uppskot um uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk og hetta málið fer í vinnunevndina tá ið tað er liðugt viðgjørt her og eg skal biðja um framsøgufólkfyri fólkaflokkin er tað beinir johannesenfyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin johan dahl fyri tjóðveldið ingolf sólarmolessen og fyri miðflokkin stefan klein holstein so fær
takk fyri harra formaður ja hetta her er bjarni hammer sum hevurlagt uppskot til samtyktar fram tað er tað at løgtingið skal heita á landsstýrið um at fyrireika og leggja fram lógaruppskot um at leggja avgjald á fisk sum verður fluttur óvirkaður úr føroyum og sum verður nevnt í viðmerkingunum so er tað so sær at tað er nógv skip í dag sum fyrr hava verið á ífiskaveiði sum hava lagt um til at fyrsta vein umborð og tað merkir so tað sama tað merkir so tað at rávøran sum verið fiskað hon er vórðu munandi meir globaliseraðav tí at mann ikki er so øgiliga tengdur av hvussu góðskan ella hvussu frísk góðskan er ella fisk so av tí sama so er mann í beinleiðis kapping við allan heimin tá tað kemur til fisk og og tað sum mann so leggur upp til her beint er tað at mann fist fremst ger okkurt við tað atfiskur fer kanska óvirkað av landinum og um mann hevur so eitt boð um herbeint at mann at mann kann leggja itt avgjald á eina krónu hálvtrýss ella tvær krónur kilo áhvørjafyrihvørt kiloso verður flutt øvirkað av landinum og um mann nevnir eitsin tað at í íslandi so verða reiðarí eisini beinleiðis ressa við at selja heilan fisk av landinum at at kvotan verður skorin

tað sum eg eri kanska nakrir spurningar við akkurát hesum her tað er tað at sjálvandi altso sjálvandi skulu vit fáa ella mámma málið hjá okum vera tað at vit fáa virðursøkt so nógv her í føroyum og tað er so nakað sum hann hevur tosað um í nógv ár men sumaja sum so ikki hendir so ógv við kanska tíverri atat tað ikki verður kanska meir gjørt við tann partin meni hygv mann í her so so dugi eg illa at síggja kurat atso til dømis tá ið eit eitt skip kemur inn og selur fiskin so kann tað selja ta til ovnar fiskaseljara í føroyum ella fiska keypara og hann kanst so selja tað víðari óvirkað til dømis av landinum øhum tað hendir hvør skal sofa avgjaldið er tað fi hesin fiskakeyparan ella er tað skipi ella hvussu tí atteir sum borðá skipinum kunnu so kanska ikki avgera sum so sjálvir hvat hvat tann sum keypir fiskin til dømis her í føroyum ger við hann áinafyrði áðrnanfyri tá ið hann hevur keypt hann hmen so eisini altso nær hugsa vit um at fiskurin er óvirkaður nær er tað er tað tá ið hann erbæði bløðgaður kruvdur til dømis sum verður fluttir av landinum vit hava til dømis tá tað kemur til uppsjóvarfisk at tað eru summi sumer virkir sum pumpa fiskivinni inn á virkini har tey bløggu kryvjan og fyrstans og so sendaum landinum er tað at óvirka óvirkar fiskur ella hvussu og tað er kanska eisini ymiskt um hvussu marknaðarnir ymsastaðni vilja hava fiskini altso teir vilja kanska eisini tá tað kemur feskfisk at teir vilja hava á eini bara ein krudan og krodan fisk osummi su so ikki her skonur kir flakaður enn nakað at tað eru eisini eftirspurningur eftir ak hvat í vøruni her er ein talva í her sum vísir har mannsum uppskotsetaranir set upphon

mann metur altso tað at láglønarlondini eru kanska við fyrimunini tá tað kemur til at keypa tí at

bjóða við kanska størri kapitalur til altso í mun til eina vøru sum kosta tað saman fyri bæði útlendingar og føroyingar meni akkurát hvar hesi tølini koma frá veit eg ikki tí hri sum so eingin kelda ella einki sig mær til hvar ið tølini koma frá so tað er kanska verið gott um uppskotsetarin umuppskotstitlagini kundi hav sagt hvar hann hevvur tølini frá

men eg haldi atmann mán eisini til dømis hoyra skipini altso tað eru summi skip tey kanska hava fyrst umborð og selja í føroyum og onnur gera tað ikki og hoyra grundgevningar fyri hví akkurát also er tað kanska er tað áv ferðum ill vilja at tey ikki vilja hava tað virk í føroyum ella erla aðrar orsøkir a so eg haldi t mann skal eisini fáa tað við

men eg haldi sum so so skulu vit royna eg veit ikki um hetta her er rætta loysn at setaavgjald á ella hvussu tá mann tosa um at fáa meira o fisk virkeiðarnhir í føroyum men vit mugu eisini ansa upp á haldi eg at eg ikki vera fornaiv haldi eg tá vittosa um bæði hetta her og eisini hava vit ikki loyva okkara skipi at landa uttanlands tíð mn eisini hugsa um tað at tað er nógv útlendsk skip sumlanda í føroyum og tað eisini virkir í føroyum ið keypa ja óvirkaðin fisk aðrastaðni frá til føroyar at virka so her beint so at mann má eisini hugsa um at ikki feri at fer ó ney yvar at vit para a seta nakrar forðingar i ikki vænta tað kanska onnur gera tað sama móti okkum so tað haldi eg mugun eisini hava við í viðgerðini og eisini athoyra virkini hvat er trupulleikin og hvussu stórur er hann og og so somleiðis eðisini a hoyra skipini um hvat tey halda um eitt tílíkt uppskot og eisini um um hvat tey halda trupulleikin er og hví mann kanska í summi førum flytur kanska frystan fisk
sí er óvirkan av latinum takk fyri fyri fortína ja takk var
tað er ein viðmerking bjarni hammer ger so væl takk fyri frú forkvinna eg eri samdur við nógvum hjá beinan hann er senn tað eru nógvir spurningar í einum tílíkum uppskoti tí tað er nakað nýtt ella nakað heilt nýtt sum kemur so eittlandastað verður lagt fyri men hvør skal betala fyri tað sum meirni vit tað tann sum veljur at flyta hann directa út á føroyum tað pjósir hjá skipi tað er kanska tann næsti ella tann triði sum velur at flyta hann á øriskum landinuminummen hetta dreggar seg í stuttum um vil mann hava eina fiskivinnu av landi í føroyum ella vil mann ikki hava eina fiskivinnu av landi í føroyum tí tað tað er øll vita hvussu støðan er í dag flaggavinnuni í føroyum hon er ikki góð og hví nógv velja at flytast nógv av landinum óvirka tað er eisini tá veit beini handilsin eisini gott tað eru eisini øgiligani stór sterk útlendskur fyritøkur sum eiga stórar partar av føroyskum fiskini og tað eru teir sum bestemma ein stóran part sum skal hvar tann fiskin skal virkast ikki tí eg sigi tað akkurát tey sum flyta men tað er eisini ein grund
takk fyri frú fornini
eiija takk fyri og takk fyri bjarni hammer at at svara nøkur av mínum ivamálunum í hesum her meni eg haldi r øiliga viktigt at tá vit fara tað er sjálvandi heta er ein trupulleiki og so er ta tað er nokk øliga nógv svar upp á tað og tað at seta eitt avgjalda er tað ta avgerðandi til tað at hann ikki fer at útflyta frystan fisk útí londonum er tað tað sum visum mann hyggur eftir avgjaldumusmhann leggur upp til t her so er tað áren krá hálv ella træ krónur harum og nú veit ikki akkurát alt so tað kann vera umsum mann hoyrir skipini um atn fara at vita har frá at prísurin sum fiskini bjóðaði muna hægri uttanlands ella at ella um hann er tann sama í føroyum tað mugu vit fáa eisini fáa betri lís so um eisini tað tann parturin um eitt avgjald hevði gjørt munin at mann ikki
flutti uttanlands takk fyri ja takk næstirø røða
ja takk fyri frú forkvinna líkamikið hvat eg hvussu so er tað øgiliga umráðandi at mann setir holið efta kjakið tí tað treingir veruliga til tí á stendur bara síðulinnuni og hyggur at meðan ein stórur partur av fiskivini í føroyum í dag eittanastað er á veg í gravarbakkanum sum sagt sum talan at uppskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvirkaðan fisk sum verður flutnað á fisk sum verður fluttur óvirkaður úr føroyum men nakað sum eg má byrja við árenn tað er eg má líka vísa akkurát nú støðan í dag akkurát nú støðan í dag hon er døgun í dag er tó heilt óvanlig og heilt mann kann siga marháttlig tí korona hevur fullkomiliga vent alt á høvdið korona hevur gjørt støðuna so nógvar ferðirnar verri enn tær vanligu tað enn ta vanligu ringu støðuna sum flakavirkini eru í í dag í hesum koronatíðin er trupulleikin trupulleikin er ikki at fáa nokk av ráðvøru tí virkini klára ikki at selja ta lítla syndrið av fiski sum tey í dag kunnu keypa og tað hevur so eisini ragt skipini við at eftirspurningurin minkaður og harvið eisini avvaringarprísini farin fullkomiliga niður í bótn beint nú eta ikki kappingarføri sum ger seg galdandi men meira at virkini mangla sølu tí marknaðuarnir eru afturlatnir og tað svíða so virkini fyrri í ólíkum mát í verandi løtu men vónandi gongur yvir og vanliga støðan kemur aftur og marktinir lata upp aftur so hava okur ta vanligu støðuna sum altíð er og tað er tann støðan sum er nú í dag og tað e tann støðan sum hetta her uppskotið snýr seg um og tað kann mann ikki bíða við mann má seta hol á tað beinanvegin tann vanliga støðan hon er at tað er ikki bara sum at siga tað á føroysku fiskavirkini at fáa nóg mikið av fiski til støðugt arbeiði tann minkandi rá av veittum fiski frá føroyskum fiskiførum hevur tvingað virkini til at keypa nógvan frystan fisk nógv skip sum vanliga hava verið á ísiskar veiðieru farin til ta fyrsta veiðini umborð hetta merkir at ráðvøran sum flakavirkini skuldu keypa er vórðun munandi meira globalisera hetta hevur gjørt tað sera trupult hjá føroysku virkinum at kappast við láglønarlond um føroyski ráðvøruna føroysku virkini viknað tí nógvir fiskakeyparar hava ikki áhugað í at virka føroyska fiskin í føroyum men heldur flyta hann til láglønarløn kring heimin hesir keyparar fara stav í fiskinum fyri nólsini á føroyskum virkinum við at gjalda kanska fimmogtjúgu oyrur illa meira tá prestar prísirin up so langt sum møguligt leggja lítsindur afturat og flyta so fiskin óvirgjørdum a landinum eftir standa føroysku fikini við turrum gólvum og fólk munnu í fiskavirkisskipanina tí føroysku virkini fáa ikki fatur á tí føroysku ráðvøruni eg havi sett eitt dømi upp niðriundir og tað er í samband við viðgerð av saltum flaki vissu nakar skuldu ivast men eg havi so nevnt eg havi so nevnt tað fyrivarnir skuldu takast fyri skiftandi kostnaðunum og øðrum kostnaði tí eg havi sett ítreiðslurnar perkilo at vera líka í føroyum sum í láglønarlandum tað hvi er gjørt tí at kostnaðurin í láglønarlondum altso tæ vanligu vanligu útreiðslurnar eru ókendar men tær eru uttan iva munandi læðri enn tær føroysku og við skiftandi kostnaðin har meini eg við tað vil til dømis vera salt pakningur olja flukningur tað eru útreiðslur sum vaksa ella minkað í við framleiðsluna á eino hvørja vøru meðan aðrar útreiðslur tað eru útreiðslurnar sum eru fastar støðugar líkamikið um tað er nógv framleiðsla ella lítil framleiðsla um trygging leiða lán og og ja mankan siga ferðing og hvat tað skuldi verið telefongjald internet og so víðarií hesum her dømunum vísi at at føroyar og útlendsku keypa prísin fyri tær sama serjan fyri tað sama ráðaran er tað sama kostnaðarnir eru tað sama virðisøkingin er í prinsipptinum tað sama men tann heilt heilt stóri munurin er at lønarkostnaðurin er fullkomiligani fullkomiligani øðrvísi har sum lønarkastin er kanska tjúgu prosent av einum einum hat tann tími kostar í føroyum og tá er hann kanska høgt settr kanska høgt settur vegnasvantandi virðisøkinum í føroyum so missu tað føroyska samfelagið tað missir avleiddu virksemi av virking í føroyum fyri hvørt kilo sum endar í lándnorraløndum missir føroyar at verðir hvørt kilo missi føroyar sirka seks krónur per kilo í avleiddu virksemi lønirnar til starvsfólk mann sigur sirka millum tríggjar tríggjar einog hálv króna per kilo hon fórsvinnur eingin skattur er hvørki fyrsta liði ella í avleiddara vinnu virksemi ongar tænastur til fifiskavinnuna úrslit og mistur førleiki kemur burturúr tí føroyskur fiskur virkaður í lánalarlondum hann kann bjóðast út munandi bíligari enn føroyskt tvirkað vøra og tað hevur við sær at okur kappast við okum sjálvi og prísurin um tað endaproduktið hann fær á fellur altso okur pappast við okum sjálvi við okra egnu ráðvøru og tað resolteraði tí at føroyar missa fótafesti á marknaðinum og er ein blívur so sjálvandi ein óálítandi leyperandi dørur og harvið mist kappingarføri og tað er tað sum hendir hevur hent í nógv ár føroyar og føroysku virkini tapa kappingina við lønanduni láglønarlond og tað er nakað sum okur loyva okur lata føroyska dygdarvørur til lond við sosialari dumpun sum spakuliga men støðugt minka burtur vitanina um fisk og fiskiskap sum føroyingar hava bygt upp og liva av í skjótt tvey hundrað ár tað eigur at steðgast tað sum er umráðandi er hvussu nógv tað føroyska samfelagið fer fyri tað tilfeingið sum allir føroyingar eiga og tað er her sum virðisøkingin kemur inn tað er ferðaftanaferð blivið gjørt vart viðhenda trupulleikan men enn er blinda eyga vent til virkini hava ferðaftaferð víst á tað eisini á fundinm í løgtingsins vinnunevnd at trupulleikin um te stóru nøgdirnar sum verða fluttar óvirkaðar av landinum tá at virkja her fyrri fyri nøgvur fáum árum síðani lat aftur av somu orsøk so vaknaði politikarar sum við kaldan dreym og tá komu teir loypandi út kroppakroppi og boðaði frá at hetta við heila óvirkað av fiskinum sum fær óvirkaði landinum skuldi steðga tað er spell av so ógvuslig stig skuligu takast fyri at politikarar skuldu skilja støðuna men sum tíðin gekk so bleiv tað spakuliga gloymt og tað bleiv eisini tann støða men støðan er soleiðis í dag frú forkvinna at fiskimaðurin ella reiðaríini ella reiðarin hava lítlu onga ávirka á fiskin teir fáa fyrri fiskin tí tað er avgerð tann altjóða marknaðurin tað merkir at fiskimaðurin ella reiðararnir kunnu fáa tjúgu krónur eitt ár fimtan krónur itt annað kanska tíggju krónur eitt annað uttan at hava gjørt tað betri ella verja arbeiði men tað sum er áhugavert av hesum tað er at virðisøkingin er tann sama sirka fimmkrónur uttan mun um skipið fær tíggju fimtan ella tjúgu krónur tá fiskurin verður virðisøktur í føroyum fær samfelagið eitt munandi størri avkast fyri fiskin tað hevur við sær at samfelagskøkan verður størri og meira verður at býta til allar borgarar á føroyum til vælferðarsamfelagið í dag er tann orgin av lógin sáttmálan krøvum og øðrum sum skulda í vera í lagið áðrenn okur fáa loyvi at fiska fiskn men sum skjótt sum fiskurin komin inn á børa sum stoðga hesi krøvini tað eru eingi krøv um hvussu fiskurin skal hægreiðast eingi krøv um sum tryggja at til dømis virkir í láglønarlondon virða sáttmálanir ella virða mennarættindi sum heild eisini at um ein útlendsk eigarskaparin í føroyum kann totalt avgera hvar hvønjum landið fiskurin skal viðgerast í dag okur hava ikki fríar marknaðartreytir tá talan er um keyp av arbeiðsmegi virkini í føroyum skulu sjálvandi halda sáttmálar við beiðfakfeløgini men enn kanna okur ikki krevja at føroysku virkini skulu kappast við lánanarlond sum kanska hava fimtan ellað tjúgu prosent av lønarkostnaðinum samanborið við virkini í skulu okur støðugt halda ein høgan prís fyri fiskim krevst at hann verður framladdur í føroyum okur skulu hava nakað heilt serligt at selja ikki sum í dag hann marknaður kann fáa føroyskan føroyskan fiskaðan fisk framleiddan til dømis í polandi ella í kina munurin er at lønarkostnaðurin í polandi kina liggur sum sagt langt undir tí føroyska lønarkostnaðinum og tí trysta lønarláglønarlondini prísurin á tí føroyska fiskinum niður á brúkaramarknaðinm eg haldi ikki tð er óv rímiligt at tey sum fiska føroyskan fisk ella tey sum velja selja føroyska fiskina áv landinum óvirkan skulu gjalda eitt avgjald tá tey velja yvirhøvur ikki at virðisøkjan í føroyum tað er sjálvsagt fyri fáum árum síðani tað minnast øll inn í hepand var álákt teimum pulagisku skipunum at tey sum landaði makrel uttanlanda skulu gjalda tilfeingisgjald umframt tvey tvær krónur kilo fyri makrelnum tað er makrel sum kostar seks til átta níggju krónur tað hevði visir at alt bleiv landað og bleiv arbeitt í føroyum eg haldi ikki og rokniskapið er einfalt rokniskapið roknistykkið er einfalt um flakavirkin í føroyum virðisøkja fiskin rindað flakavirkini góðar tríggjar krónur pluss í løn til starvsfólkini umleið helvtina lønini fær í inntøkuskatt sirka einokommnuoghálvtrýss tað verður rindað sum inntøkuskattur í lands og kommunukassanir men um fiskurin hinvegin verður seldur av landinum óvirkaður so manglar landskassin hendan peningin og tí eigur at verða lagt eitt gjald á eina einan hálv til tvæ krónur á á visk sum verður ikki óvirkaður sum fer at óvirkað á landinum ikki at gloyma forbrúkið flakavunnin hevur verið niður p undir nógv ár tí hon er í altjóða kapping um tað er frítt hjá øllum at keypa føroyska ráðvøru meðan tað ikki ber til eitt nú at fáa fatur á íslendska ráðvøri í íslandi verður revsað við at tú missir kvotur
eg mangli eitt sindur av hesum lógaruppskotinum men eg komi upp aftur aftan at taka samanum men í botninikum snýr tað seg um okur kunna ikki blíva við at venda blinda eygað til tí visti mann ynskir mann eina føroyska flakavinnu í føroyum á landi ella ynskir mann ikki so noyðist mann at traðka inn beinanvegin so okur klár tá ið marknaðin lata seg upp aftur um ikki so langa tíð akfyri frú forkvina
fyri har var onkur viðmerking brandur sanday ger so væl ja takk fyri fyri forkvinna eg ynski absolutt eina føroyska flakavinnu í føroyum men vit hava vit hava faktiskt nakrar t haldi eg nakrar grundleggjandi trupulleikar viðvíkjandi hetta er við bátnviski serliga í føroyum h har sum tað eg haldi at at marketið er hetta er ikki ei frítt market vil landa á tað eru nøkrur nøkur fiskavirki sum fyri sovítt avtala prísin sínámillum og tí loysir tað seg ikki at landakvalitet tí at tað er fór lítil kapping í føroyum um fiskið hetta hetta her við at mann skal leggja leggja pengar á fri fyri óvirskaðan fisk tað kemur so ikki at hjálpa upp á ta støðuna tað kundi kanska verið ein kombinatión millum tað og so at latið upp fyri at mann kundi sleppa at landa uttanlanda ein part av veiðun sum sum botnfiskurin illa av

takk fyri frú forkvinna ja eg eri parturvust samdur við brandi samdoy í tí at tað eru grundleggjandi avbjóðingar men tað er akkurát sum um haldi eg at ja nevnt tað óteljandi ferðinar fyrr og onnur eisini tað er tað at eingin snakkar um botnfiskaveiði í føroyum eingin snakkar um flakavinnuna í føroyum eingin tekur t upp á tunguna sjálvt um tað eru túsund talsarbeiðsfólk túsund tals inntøkur túsund tals skattgjaldarar til tað føroyska samfelagið eingin snakkar um tað haldi eg o serliga í politisku skipanini tí at eg veit ikki um tað er foróindressamt ella sjávandi tað er eingi mann sær tey stóru yvirskotini eru ikki har mann snakkar um um um lifum laks um at snakkar um polagisku vinnuna hvussu nógv man skal taka úr henni í staðin fyri hvussu kunningur eitt annaðstað at fáa hjálpt flakavinnuni botnfiskaveiðini í føroyum tað er nakað sum veruliga manglar og eg veit ikki hví at egiki ver tikið upp tað má vera t mantorir ikki at røra tær tí mann veit hvussu óalmindiliga trupult hesi leiðararnir á virkinum og hesi
pipini og arbeiðsfólkini hava tað takk fyri fólkuni ja takk næstur at røða er jóhan dahl
ger so væl ja takk fyri frú forkvinna

hetta er upskot til samtyktar um at leggja avgjald á óvavirkaðan fisk sum bjarni hammer hevur lagt fyri løgtingið

í føroyum ikki kappingarfør tá tað kemur til at framleiða ávus fiskasløg

júst hetta her sum loysir tann ta avbjóðingina tað at leggja gjald

okur hava ikki orð fyri at framleiða eina rúgvu av fiski sum verður serliga nógv virðisøkt á okra flakkavirkium okur gera fløk okur gera fimmpundsblokk og av upsa og øgiliga einklar framleiðslur sum oftast verða gjørdar av fiski sum nú hugsa e um uppsavn sum kanska heldur ikki er fyrsta floks tí hann hevur verið úti á á og ísaður í í nógvar dagar heilt upp til tólv dagar summartíðir áðren han kemur til lands so at góðskan av honum er neyvan á á einum sovorðnum støði at tú fær oktir mánað aprís síðan annað enn tað tið brúkaran tl er til til tað tú ger fyrstira niður í fimmbos blokk o brúkaran ti til eileila bíligar framleiðslu uttanlands hyggu tú eftir restn av botnfiskinum so hava okur nøkur fá túsund tóns av hýsu og nøkur fá túsund tóns av toski problemið er neyvan tað at okur ikki klára at framleiða problemið er var líka nógv tað at okur ikki fiskað burðardygt okur halda okur fiska burðardygt men tað mann mann mann hevur fiskað aftir einum ári fimmogtjúgu túsund tóns av av kanska av toski í næstu ári so hevur mann altso snreigi stóskur eftir altso tí at mannmanman yvirfiska og altíð blivi ekk a tað er kanska líka sovorur trupulleiki sum at tosað um at koyra gjald á fiskium eg haldi okur eiga allarfyrta o fremst at fina út av hvussu okur kunna fáa okra bóttfisku frá veiddarnum burðardygt tí tað er væli kjarnan í øllum hesin her hvussu mann kann tryggja tað at finna balansina millum tað ati stovnarnir kunna mennast sum teir skula og at okur veigas sum burta úr teimum solei sum okur eiga og eg ivist í um tað er tilfeldi í løtuni tað má eg siga akurá

vistutú tekur til dømis laks so er tað besta at tú kanst fáa frá enn laks tað er at selja hann feskan krutan av landinum hann etir zíðs kuorisatiónirnar usa og hansn frnur ít europa og aðrastaðni tí tú fert neyvan nev betri prísfyri ani um tum tú fer og ug foreta eni landi í føroyum so hyggur eftir til dømis hjá bakkafrosti sm hevur gjørt vapn produktir burtur úr laksis so er tað gott nókk í løtuni verið tað sum hevur verið gagnið fyri teir men annars er tað tað at tú seljir ein spillfrískan feskan laks av landinum ísaann við flogfari til eina desfinatión eittalanstað í heiminum um meg vitandi í dag so framleiðir til dømis bakkafrost yvir í usa eina øguliga rúgvu av ymiskum produktum á síni fabrikk haryviri sum verður koyrd runt um usa við fx innan fyri nakrar fáar tímar til kundan til hús

okur framleiðas sleki hasar vørurnar har sum sum sum fáa teinnm prísum sum kanska kundi blivið ein ein ein ein topp prísur út á marknaðin og tað hangu sama kanska bæði við tolli og við kanska tað at okur ikki hava tær hava ikki kappingarevnini til at kappast ímóti til dømis tyskarum og hálvarandrarum og polaknum serliga visti man henhygur eftir niðri í polen so hava haa bæði spersen og og reagrinlandskempifabrikkir niðri í polen og tað er væl ein orsøk til at er fyri at kuna vera kappingarførur við allar hinar so eta her við at siga tað at tað er best fyri okum vi tsklu legja gjalda á fiskifyrsim eg

tí trúgvi eg mannmág hyggja at heilt v øðrum tingum enn enn júst hesin her við at leggja gjøld akkurát hvat í loysnim eg dugi ikki at siga uppskoptstillaranum men eg meini hvussu so ikki tað at tað at mann orsaka lønarmuninum í framleiðslu sigur tað man so øliga minni kappingarføri eg trúgvi ikki at problemið liggur í í tí altso egtrúgvi tað eronnur ting sum gerast galdandi hvussu fyfyri enn sapart og tí trúgvi eg slettki at tað her málið er er tað rætta málið at ella at yat loysa ella rætta mátinmat loysa tingini uppá
takk fyri fólkuni ja takk har
viðmerking jarnihammer gersæja takk fyri frú forkvinna ja sum eg hoyri so sjálvandi jóhandal og eg eru fullkomiliga ymiskar søgu hugsanarliga joandal leggur upp til at gera s ráðar út grinland flytu bara føroysku flakavirkini til polend elladekina so eri so blúku kappingarførar við føroyska virkjinum men hvat við øllum teimum føroysku fólkunum sum arbeidda teimum virkjunum ynski mann at hava virkir í føroyum á landi ella ikki eg eri samdur um han kundi gjørt onnur ting og tað sum hann ofta gloymir sugu johandal eisini nevnir sjálvur jami tað eru so fá tons av fiska undir føroyum altso okur hava fimm túsund tons av lem ys cap o grønlandi fimm túsundir í í íslandi tretivu túsund barenshavnin umframt alt í føroyum tað er ríkiligt av hvítum fiski til føroysku virkini at virka undir og tey kundu flutt eisini nógv út vist tað var óvirkað men tað takemur ikki til virkini og jóandal og eg vita gott báðir hví tað er
takk fyri forbiðjan
aðsohetta vísir bara tað at jeg og bjarni hammer er eru øgiliga langt frá hvørn øðrum altso barensas flotin hevur primað primaproduktir sum verða seld beinaðista marknaðin fyri toppprís til marsins benser og aðrar stórar ketur av einari orsøk har er altso fimmogtretivu mann sum borðahvørjum skipi ella fjøruti mans sum hava góðar árstenur tú hevur færtbryggjurnar á sjónum tú hevur eina toppvalteteið beinanvegin eg tykist tað at draga seg um tað er optimering og efektivisering til eina ferð avtíð tað er tað sum ger tað tú kansn kappast yvirhøvur nakrastaðni og so kann mann koma til hin partin har tú tosar um tildømis kafpflotan sum frystir inn eg tað krivaga nokk tað gera ta eg veitk umndrar av i tað men hvussu er krivaðr tær eg kann gjrt tær av a tær eisini hav r sjávandi hein møguleik at tað skuldi farað kanska eitn uppsølu í føroyum og kundi blivi selt til til stranleiðararnar soleiðis sum sum kansk bjarni hammer ynski í tag soleis at man kann keypa tæráðurna til virkni og brúka hana til virkn í føroyum í staðin fyri at kanska tann vøran fer t uttanlands og har er so n spurningur um kappingaftur at bjóða seg fram ogvið rætta prísinum ta er væl altíð ein purningur um
ein spurning takk fyri forgunin ja takk næstur at røða er inga soleiðis mál
fyri frú forkvinna ja til viðgerðiar er eftir uppskotið til samtyktar hjá bjarna hammer um at leggja avgjald á fisk sum verður fult ur óvirkaður í føroyum

tað fyrsta stutta viðmerkin er at tað er ikki bara sum at siga tað hjá føroyskum fiskavirki at fáa fatur á nóg nógvum fiski til støðugt arbeiði tað minkandi ráðvørur nøgdin av av veiddum fiski frá føroyskum fiskiførum hevur tvingað virkini alt meira til at keypa fyrstan fisk og nógv skip sum vanliga hava verið á ífiskaveiðu eru eisini farin at fyrsta veiðun umborð og hetta merkir at ráðvøran sum flakavirkini skulu keypa eru vorðið munandi meira globalisera tað hevur gjørt tað sera trupult hjá føroyskum virkinum at kappast við lágløynarlond og føroysku rávøruna og hett her er ein gamal trupulleiki og eg skilji øgiliga væl uppskotsettarin eg eri eisini samdur við honum rætiliga langan veg e skilji eisini øgiliga væl sjónarmiðjuni hjá eitt nú jóhandal og beinur joensen var eisini bitan joensen johannesen orsaka bein johannesen var eisini inni óhasini her at attá ið tú fert inn og stýrir hesum her við avgjøldum ella var a mátari tú eirra kann tað vera tíeggjá svørð tí vit kunnu eisini riskera at at so fær útlandi at gera nakað tilsfarandi ímóti okkum vistuman kan venda tann vegin men tað sum er trupulleikin við hesin her er sjálvandi tað at ati fyfyri at taka líka sum sum eg sum eg síggi stríðið sum beint nú kuntil sjóndar ímillum hugsjónar hjá jóhan dal og tær hjá bjarna hammer tað er har eri eg faktiskt samdur við bjarna hammer eg vil fegin at okkara høvuðsvinna fiskivinnan kastar arbeiðspláss av sær í føroyum tí vit hava so øgiliga lítið av øðrum sum kunnu gera tað og vit mugu rokna við at vit verða noydd at hava framleiðsluvinnu á landi í føroyum í rættiliga langa tíð framyvir tí eg rokni við tað verur nokk so seini dagur áðrenn vit øll eru akademikarar og kunnu kunnu tjena pengar tann vegin so tað er at tað snýr seg rælia nógv um at finna pballandsina hvussu tryggja vit at vit hava arbeiðspláss her á landi í okkara samstundis ati at vit fáa so mest at øll fáa som mest burturúr

tað sum vandin er altso orsøkin til at at fiskur fer óvirkaður á landinum tað er sjálvandi tí at tað loysir seg hjá onkrum at keypa hesa rávøruna ea og selja hana víðari avlandinum tað vil siga at vit ikki eru kappingarfør við aðrar framleiðslumarknaðir so ein annars kappassun og tað sum er syrgiligt tað er eisini tað at vit síggja ella tað eru dømir um nógv dømir um at tað egentliga eru meir ela minni føroysk virkir í eystanlondum og aðrastaðni sum fara avstað í tí føroysku ráðvørunum í kapping við føroysk virki sum ikki klára bjóða ímótir einki er ringt um hesi fólkini ey tey fara har og og brúka sínar førleikar og fáa okkurt at bera seg har men prísurin er tað at føroysku virkini ikki fáa fatur í sfrávøruni

so er hvussu er ein vandi er hvussu tryggjaðu vit tá at tann ráðvøran sum verður avreidd í føroyum verður areidd til veruliga marknaðarprís tað er eisini trupulleikin í einum øðrum parti av fiskivinnuni til dømis uppsjóvarvinnuni har an mann siga har er trupulleikin tann øvuti har verður tað ið hvussuer av manningunum hildið vera øgiliga týdningarmikið atat tað er ein hugrð at glopp at kunna fara eisini at kunna landa á útlendskum marknaði tí annars fær mann ikki ein rættvísandi marknaðarprís

so kann mann siga so stramt at at tað er tað verður landað í føroyum men men kettulemmurin er so at tað bara kann fara st taðaftur tað tað verður líka landað í føroyum og so eitur tað at at tað er til føroyska føroyska marknaðarprís tí øll kunnu bjóða upp á tað ella mann kann vussue bjóða hen parta upp á tað tað sum ikki vertikalt intigrerað og so heldur mann at alt stendur væl til men tað fer bara øóvirka á

ata er vanskligt heta er øgiliga vansligt haldi eg altso nú nevndi eg vertikal intigratión og summi hava loyst trupulleikan pá tann mátan vit hava virki í føroyum sum ervertkalt intigrera tey fáa fatur ú rávøruni har er trupulleikin nettupp tann at tað er øgiliga ringt at finna út av um skipini nú fáa tann veruliga marknaðarprísrin fyri goyðina tí keypari og seljari er sama persónur ella sama aíeg

veit tað at hetta er øgiliga ullint bjarni hammer men eg haldi hat tað er ein ullligdur trupulleiki tí at vit kunnu øgiliga gottskapa okkum aðrar trupulleikar við at fara at leggja gjøld á fyri atútseta fisk óvirkaðan men hin vegn vit mugu gera okkurt fyri at bjarga føroysku framleiðslui av fiski og hon er sum tað eisini verður dokumenterað her við við tølum at hon er í ógvuliga tungum sjógvi tí atlondini klára at bjóða ella klára at kappast við við lægriarbeiðsløn og og tann munin kunnu teir brúka til at keypa tað føroysku rávøruna tað er eitt øgiliga einfalt roknistykki so eg veit ikki eg havi ikki svarið upp á tað mann kundi roynt við ein avgjald vvitagsvirkað tað er roynt fyrr meini eg bsent at mann hevur havt avgjaldi man heur vusu havt forðingar fyri at fiskur fer heilir av landinum tað hevu ikki verið nøkur sokksæ í øllum førum er mann farin rá tí aftur so eg veit ikki hvat ið iðtann endaða loysnin er vit mugu gera okkurt vit mugu tryggja øvit mugu tryggja at vit hava eina eina framleiðsla botnpikki í føroyum jóhandal var inni á nøkrum øgiliga týdningarmiklum eisini at vea hvussu ber tað til atvit ikki fáa uppsaveyðum upp aftur havstovan kemur við tølum sum sigur at stovnarnir hava tað gott men vit fáa ikki veiðum upp aftur har sum hon var tí hava vit eisinihettahr øgiliga sveiggjandi tilgongdina av ráður áðronm ár tí vit stovnarnir eru simpulten í so ringum standi ella eingin dugir at forklára hvat tað er sum ger at vit ikki fáa fiskiskapin upp aftur á tað stig hann eigur at vera tá ið stóvlarnir eru soleiðis fyrisønuntar so her eru nógv øki í fiskivinnuni sum tað skal arbeiðast við fyri at fáa hetta her onkursvegna at hanga saman eg veit ikki um vit hava for nógv fakavirk í føroyum tá vit tosa um arbeiðspláss so er tað viktigt eisini at tú hevur arbeiðspláss í fjadna um landið so tað er øgiliga ringt at argumentera fyri tí at vit bara skulu steingja nøkur og konsentrera vinnuna meira ratinaliseringar tað hoyrimást at taka hann hvussu eg fáa prísir niður

akrar vija takk fyri frú forkvina ø tað sum mann kann siga um hetta her sum ingolfsólan vísir fram tað er ateingin snakkar um hatta altso eingin snakkar um tað tú sær bara áhugan í politisku skipanin í dag her er ikki v hálvur tingsali snakkaði um tilfeingiskjøld á pulagiska pulagiskan fisk so hevði tað verið stappað fullkomilig at stappa og tól sjonalistar inni beint minnist men hetta er eitt trupult mál men tað er øgiliga gott at mann setti fokus á tað haldi eg tí eingin annar ger tað skapar mann trupulleikar av eitt annað stað at seta gjald á tað kann gott vera men skal mann so bara standa og hyggja til skal mann bara blíva við at hyggja til meðan vinnan spakuliga doyr tað er spurningurin
takk fyri frú forbeinaði
ja takk fyri nei eg eri púra samdur við bjarna hammer í asum hann segði har vit brúka alla okkara orku upp á eina vinnu sum yvirhøvur eingir trupulleikar eru við annað enn enn kannmann siga fyri fólki eitt sindur forkromaðir spurningar um umum rættindir altso tað er fyri tí tá ð vit hugsa um um um um avkast og og arbeiðspláss og og annað so er so er eingi samanhangur ímillum ta orkuna mann brúkar politiskt upp á uppsjóvarvinnuna og tá mann brúkar pbostnfiskavinnuna sum breyðføðir eiso nógv størri tal av fólki enn enn uppsjóvarvinna ger so eg kannikkivra annaðr samdur í tí og eg haldi eisini at vit skylda at vit taka hetta her í eyglastórum álvara og tað haldi eg vit skulu gera g ivist eitt sindur í amboðinum men eg haldi t absolutt at vit skulu hava eitt ordiligt kjak up eft her vit mugu eisini koma við ein ein ella øðrum bogi upá eina loysn hvussu vit fáa at tryggja ati flakavirki í landinum
ho n hava lívleyga takk fyri
ja takk so er tað jóandal gersovætakk fyri frú forkvina eg havi nokrar spurningar til ingolf í sambandi við hetta her við kostnaði og prísum erikki samdur við meg í tí ativerstikal lindtigratión sum eru í enn tóru partin av vinnuni eisini í hesari vinnuni kanska ger tað at prísurin í vogi er lægri enn tað vildi verið annars vit tú at vrða selt andi upboðssølu og vildi kanska ikkiett upboðsølukrav upp á alla botfisku eisini verið attso nú havi okur settat gjald upá tretivu ella tretivu prosent uppsølukrav at man kanska hevii hægri vildi gjørt tað at prísásetingin hvussu rættari við ta tað bleiv bjóða út ella kanska ein ávís prosentir av søluni uttanlands soleis at mann kundi makkja prísinum betri upp í ítlendskan prís so havi eg kaska ei sindur spursikar spurningar eisini til ingolf og og og og bjarna hammer gjøgnum forkvinna nú sótu teir í samgongu og orðnaði allar alt ta polagiska tilfeingið nýggjar fiskivinnulóggávu fvrá tvey túsunog sestan tl tey úsud g nítjan og vóru líkasum pílaspísarnir í tí partinum hví fekk mann ikki tá
ja takk ingolf eitur in
ingolf sólheim olsen á tingi ger so væl ingolf sólheim olsen ja takk fyri ja eg haldi at eg óbeint svarar upp á tað seinasta í áðni altso tað verður her at tingi bara tosa um uppskifavin tá vit tosa um fiskap og tað var tað eisini í undanfarni samgongum og eg haldi at tað var nærmast ein felagsrupulleiki tað var bæði samgonga og táverandi andstøðan sum bara vildi sleppa at tosa um tað men akkurát hetta her er spurningin her hann var nógv umrøddur tá eisini hvussu innanhýst samgongur men tíverri tað bleiv einki gjørt við tað tá heldur tað er púra rætt og tað kann eg bara tað kann eg bara beklaga so var annars eri eg eisini svar uppá hitt spurningin um tann vertikala integratiónin ikki ger at prísurin kanska verður lakri hann verður ótuførur meira ógjøgnumskygdur tí mann sær mann veit ikki hvar hann er mann veit ikki hvat tað reellum marknaðarprísum er tá tú hevur vertikal integratión og tað er trupulleikin og so hevur mann roynt ofta at hava eitt miks við at tú bæði hevur eitt sindur av útbogi og eitt sindur av vertikalt og at tú eisini seppar á landi eitt sindur uttanlands tí at so hevur mann vón at fingið eina betri avspegning á marknaðinum men tað haldi eg
ja riggar helst ikki serliga væl takk fyri
ja takk bjørt samuelsen ger sovæl ja takk fyri tað eri tað kennist órættvíst og hugstoytt at føroyskur fiskur møti føroyskum fiski á marknaðinum út í heimi har tann fiskurin føroyski fiskurin framleiddi lálærunar londunum kann seljast við ein øgiliga lágan prís meðan fiskurin framleiddur í føroyum sjálvandi ikki er kappingarførur í mun til tann fiskin framleiddan uttanlands og tí aflarði spyrja ingobsólvan olsen vit vita at tað skapar nógv virði at framleiða fiskin í føroyum og vit vita at tað skapar nógvar avleiddarvinnur og tað skapa nógv arbeiðspláss er ein avbjóðingur ikki eisini at mann hevur brúkt for lítla orku til at seta hesi tingini greitt upp soleiðis at politiska skipanin er nóg væl ílatin til at taka eina greiða støðu tað eru jú aðrar forðingar eisini fyri at lekja gjalda tað vita vit sum er millum annað sáttmála vit hava men men eiga vit ikki at fáa hetta roknistykki einaferð allar sett upp eisini eitt sindur gjøllari
enn í í hesum uppskotum takk fyri
ja takk lin olsenjú takk fyri frú forkvina jú altso vist tað ber til eg veit ikki altso eg haldi onkursvegna hevu mann diskuteraðheta her nú við hat vansa aldur somu somu problemsetingarnar so og vit klandrast sum tøl altso vit klandrast um fakta og tað er eitt sindur tað er rætilga óheppi har er eittl annað sum man eigur at kunna finn útav man eir at kuna t finna at fáa fáa betri faktuell tøl á borðið sum virkliga vita hvat eg vil tosa um tað er tað er tað er púra greitt meni akkurát hvussu tað skal gerast eg veit ikki so eg veit ikki eg haldi í øllum førum tað kann gi hvussur geva bjarna hammer at hava eitt krav um at fiskurin skal í land í føroyum og sum ikki krevja teim vur virkaður her tað er fullstendiga uttan endamálshaldið tað ger ongan meining yvirhøvur tí at problemið so endamáliðvið at fáa henit land í føroyum er av virkan í føroyum fyri at tryggja føroysk arbeiðspláss og at at vit hava eina eina eina eina fiskivinnu koyrandi á landi í føroyum so vtil prinsippinum í dag kann mann landa alt í føroyum og selja alt óvirka á landinum so tað kemur ikki meinag
ja takk næstur at røða er stefan
ja hetta er eitt øgiliga áhugvert mál sum bjarni hammer hevur lagt fyri tingi sum snýr seg um avgjald á óvirkaðan fisk sum verður fluttur av landinum og hetta fekk meg beinanveg hugsað um umhetta her við fríhandli ella tollmúrum tí hat hetta er ikki hetta er ikki ein serføroyskur trupulleiki og ein sum markeraði seg øgiliga ógvuliga á hesum økinum tað var dnold trop á val um tveytúsn g sekstan tað lat hann onga ivavera um at hann ætlaði sær at gera ein ein fysiskan múr við við grensuni meksiko men ætlaði sær sanniliga eisini at at hækka tollmúrarnar serliga mótives kina og og tí ætlaði fyrst frú forkvina at huglai eit sindur um hvat hvat er tað sum fríhandil ger hvat ger fríhandil við eitt land tað leggur upp til at vit kunnu spesialisera okkum at vit í føroyum gera tað sum vit eru góð til og og onnur lond gera tað sum tað er góð til og so forhandla vit okkum til tilrestina av vørunum tænastunum sum vit ikki klára at framleiða sjálvi o og otað tað skapar effektivitet og tað ger at vit gera tað sumt er góð til og og alt annað líka so so økja vit um okkara ptu so eru tað ein annar parametur sum veit í skuld og og djaldsjavnið har kann tað koppa báðar vegir fyri eitt land og so su mn hyggur til dømis eisini eftir prísinum so so vil prísurin undir vanligum umstøðum verða generelt lækkandi hann lækkar kanska ikkis ógvusliga men men vist mann tekur allar vørurnar sum heild so kunnu so lækkar tær nokk við nøkrum krónum og kanska summir vørubólkar lækka mugnandi meir og akkurát tann partin serliga við skuldu gjaldsjavna kjakast mann øgiliga nógv um um tað loysir seg ella ikki at hava fríhandil í onn lond

eitt sum skarar burturúr og tað er hetta her við við arbeiðsloysi og og tei ymisku klassarnir tað tað fær mest fokus og og tað var dholtrhon púra bevístur um tá hann fór inn í stríði við at áseta meir toll tí tað vísir seg at tá ið mannhevur hevur fríhandil og og fría kapping við onnur lond so hava vit sum eitt ja fór altsovitt ríkt land og og og sum hevur eitt høgt lønarlag øgiliga ringt við at standa ímóti kappingini við við onnur lond og tað gongur fyrst og fremst yvir fabrikkir í okkara føri flakavirkir har har fleiri tímalønt eru men hinvegin so so vísta seg at tað skapar eisini møguleikar í hinum evndanum har mann hevur faklærd og kanska nakrar øgiliga spesialiseraðar uppgávur ella tænastur og tí at samstundis sum lálønarlondini vinna kappingina um um um um tað tímalønta arbeiðið so vísir tað seg at mann man fær atgongd til ein nógv størri marknað og tí víðka um um eitt annað virksemi men hesin her bólkurin verður øgiliga ofta hartraktur og ja nú gloymt tað tikið tølini við frú forkvinna mvit skuldu vísa a á hvussu hvussu ógvusligur munurin er til dømis í u usa vistu minnist rætt so vóru tað ófaklærdi har var eitt arbeiðsloysi upp ímóti níggju ella átta góð átta prosent meðan tey sum høvdu eina ella hava eina høga útbúgving har var tað munandi munandi lægri og og har er hetta her við fríhandli ein ein ein ein stór viðurspælari so ja má kann siga at við fríhandli við fría kapping á øllum økjum so so fær fjøldin so fáa vit eitt lægri prísin er voð men tað eru einstakir bólkar so øgiliga hart dragdir og og tað her bjarni hammer her her er ein ein ein ein bólkur ella hevr nøkur vflakavirki sum var øgiliga hart ragd so fyri at flyta meg yvir á ítøkiliga uppskotið so vísir bjarni hammer á akkurát hetta her at lønarlagið anastaðni aðrastaðni er so nógv lægri at vit klára ikki at standa ímóti í kappingini øher stendur at í føroyum so so er lønarkostnaðurin á leið tríggjar krónur og fimm oyru per kilo meðan hann er munandi lægri her stendur hálv króna per kilo í útlondum og eg veit ikki um hetta er póllandi ella hvar hetta spesifika dømi er men men men tað sum mann kann útliga frá tí at vit vit tapa kappingina og og tað her bjarni hammer ynskir eitt avgjald ella at vit hækka tollmúrin eitt sindur soleiðis at vit fáa virk hendan fiskin sjálvi og oeg skilji væl tað argumentið men sum fleiri onnur hava víst á jóandal og beinir johannesen so er hetta so er tað kanska ikki so einkult men mann kann hugsað sær til at hetta vildi ført til hægri virðisøking og og og fleiri arbeiði og og á arbeiðslønir er útgoldnar her í føroyum men eg vil siga at í útgangsstøðinum so haldi eg at at ríand er er eitt eitt gott ting og tað skapar øgiliga nógvar møguleikar fyri okkum føroyum serligan tá vit hugsa um hvussu nógv vit hava brúkt fyri at innflyta tá tað kann tað vera øgiliga gott men sum sagt tað eru tað vísir seg at oftani tað eru nakrir bólkar sum verða øgiliga hart raktir av av hesari gongdini sum hv verið seinastu árini vit verið ei natúrlig gongd í klabaliseringini at mann at londini hava gjørt fleiri o fleiri fríhandlar og tá tað er tað summir bólkar í í teim ríku samfelagnum sum tapa kappingina og so er tað sjálvandi eisini manningarnar og skipini sum

og men eg hugsaði ikkiat koma so djúptin í tað hetta vera meir mínir yvirorðnaðir tankar um hetta her um um fríhandil og tað at leggja avgjøld á og vónandi kemur vinnunevndin at viðgera detaljurnar rundan um uppskotið tí eg haldi at beini johannesen hevði øgiliga nakrar góðar spurningar spesifikkar spurningar og kemur nokk at stilla teir eisini í vinnunevndini tí at visu visu vit ger tað klárt visu vit leggja avgjald á so so kunnu onnur gera tað akkurát tað saman móti okkum og tað var akkurát tað sum hendi hjá dóum og tromp ímóti kina tað bleiv tað bleiv eitt kríggj tað bleiv eitt eitt tollkríggj øog og tað kann eisini vera onnur ting sum jóhandal vísti á tað kann vera nakað við produktiviteti og og og nakað heilt annað emær eru øgiliga øgiliga áhugaverdir problemstenlingur og vónandi
kann mann finna einar skilagóðloysnbetir ja takk
evóru tvæir viðmerkingar bjarni hammer ger sovæl takk fyri frú forkvinna sum steffan klein sjálvur vísir stefan klein poulsen vísir á so er tað serliga tímalønt fólk í føroyum sum arbeiða á hesum virkjum serliga og staka virkini og og vanlivís so gloymir mann tey tímalønt tað ger mann tað gemur man bara su mín spurningur til stefan klein poulsen hann nevnir nemliga hvat hendir so við fríhandlinum fríhandlin er umráðandi hvat nú visti føroyar leggja tað avgjald á avgjald til dømis hvat hendi so í føroyum men ber tað til hjá hjá føroyum har sum hálvtrýss túsund fólk búgva at samanbera okum við lond sum kanska hundrað milliónir búgva hálvtrýss milliónir ein milliard til dømis tá ið lønarkostnaðurin er á so kolusalt stórur munur sum í føroyum aftso ber tað til at samanbera okum við hesa her kempkempistóra
londini takk fyri frú forkia
ja tað er tað er akkurát tað sum e vísti á ta eru teru tey tímalønti sum verða hart ragt og tað varð dónhaltronp øgiliga bevístur um at tað var serliga í stalídnaðinum segð skiltarætt at mann tapti kappingina so vildi mann hækka tollmúrarnir har fyri at fáa tey arbeiðsplássini aftur til til og tað var í ávísum statum at at arbeiðsloysið hækkaði munandi av hesum politikki men tað hevur so sjálvandi aðrar aðraravleiðingar og so spyr bjarni hammer um um kann kann yvirføra hetta yvar føroyar ja eg dugi iki síggja hví tað skal vera so ræla nógv øðrvísi í føroyum fyri tað umvit tú lítið land vit vit gera handilsavtalur við onnur lond og vitvit hava okkara okkara vinnur og ein av teimum er flakavinnan og eg haldi mannkan gott draga tann paralellin ímillum stalídnaðin o usa og flakavinnu í føroyum har mann tapir kappingina móti laglønarlondu begrundarfríhandli men at so at fara at gera nakað resdruktiv tað kann
vit fáa ena heilt aðrar fylgjur
ja takk edva jacobsen ger sovæl takk fyri frú forkvinna eg haldi altíð so áhugavert at viðgera hesi málini sum hevur við okkara boffiska vinnu at gera og tað og alt tað sum ringrás rundan um tað til dømis ísland teir verju øgiliga væl rundanum teir verja sína rávøru og vit kunnu kanska ikki fara inn og keypa íslendskar rávørur uttan tað at reiðaríini tað kostar teimum nakað í í kvodo vistu tey ikki vilja vera við til at ella vist túð ikki verð virkað í landinum so so fer ríkur kanska ein dagur fá desigdur aftur árið eftir men tað er tað er teirra máti at at verja borg uppá og tey hugsa kanska eisini um eitt land sum er øgiliga nógv tengd at tímaløntari arbeiðskraft og tí hugsar mann og tí er hetta eitt rættiliga rættiliga aktuelt men men sjálvandi tað er altíð at finnaútav hvussu mann ger tað rættast tað er tað er so tað er so tað men men tað hevur avbjóðingar tá

ja takk stefan klein poulsen ger so væl ja forfólkarnar øgiliga áður av at verta innpót sum eta jakobsen kemur við hvussu íslendar verja sína ráðvøru og eg nú eri ikki tann mest serkøvni á akkurát í hesari vinnuni vit hava nógv fólk sum sum millum annað eta jakobsen sum kennir hetta er nógv betri enn eg og og tey sum sita í vinnunevndini so eg haldi heilt klárt at mann skal viðgera hetta seriøst og hyggja uppá um um um hetta er ein loysn ella mann kunnu gjørt okkurt annað fyri at verja okkara ráðvøru men hinvegin so við at leggja avgjøld á tað tað fer uttan iva ella ein onnur loysn fer uttan iva at verja ráðvøruna men men tað fær aðrar avleiðingar fyri fyri okkara handil tað tað ivist eg ikki í at lond kunnu seta líknandi avgjøld á vørur sum verða fluttar til føroyar men hetta hevur riggað í usa eg haldi at tað er tað sterkasta og klárasta dømið eg kann koma tankar um hvussu mann vardi stálítnaðin
havbeint ja takk
fyri frú forkvina altso okur hava gjørt hetta herfyri nøkvum fáum árum síðani okur legði tvær krónur á avgjald avreiðingargjald á makrel tað gjørdu so tað at hvør einasta sterktu landar í føroyum trý birki blívur bygd og alt bleiv komað upp á land og fryst og pakka og virkað eisini í føroyum øh men tað sum hann ofta gloymir tað er tað at hetta eru føroya fólk sum eiga hetta tilfeingið hetta er ikki bara fiskimaður hetta er alt føroya fólk og tí haldi eg at føroyar eigur at fara frá at vera ein

til fiskin sum er framlatur í føroyum tað eigur at vera brand sum man kann selja fisk í føroyum fisk á føroyskum virkjum og virk í føroyum tá ið okur satsa upp á matvøru vinnunar í føroyum so verða vitanarstørvini verandi í føroyum og okur menna fiskivitanin í føroyum at flakavirkini ikki hava vunnið forvunnið pening í nógv ár tað merkir at flakavirkini ikki hava megnað at vera nóg produktiv ella kappingarfør flakavinnan hevur lítla og onga fígging at gera íløgur fyri tí hevur flakavinnan brúk fyri einum tíðarskeiði einum tíðarskeiði ar hon fer frið til at byggjamarknaðin uppaftur og minna framleiðsluna soleiðis at hon kann standas í altjóða kappingini sum nókv tað høgravendi serliga eru serliga serliga glað fyri hetta merkir so at tilfeingisgjald eigur at verða lagt á óvirkaðan fisk sum fer á landinum men um ikki so steðgar hesin parturin av vinnuni upp og hvørvir um stutta tíð tí eg haldi ikki at okur eiga at bíða eftir at føroysku virkini steingja tey hava tað so trupult í førvagin føroyskur fiskur eigur ikki at fara sun stóran mun óvirkur á landinum hann eigur faktisk slekkja at fara á landinum og vit skvussu eisini líka venda aftur til tað sum eg byrjaði við tað er at

og visuhvussusjálvt um ja marknaðurin stongdur og sovíðari men og tað sum er nokk so stuttligt eg havi sett spurning fleiri ferðinar báði til løgmann og til i landstýrsmann í vinnumálin altso flakarikini bláða totalt út øll botnfiskavunnan hevur er fullkomiliga niðurundirkomin pá grund av korona og mann heldur ikki desilihav stuðul mann veljir nógv heldur at stuðla nýggjum fyritøkum hotellufyritøkum kafegin barrin og so líknandi meðan nógv nógv tann størsta vinnan í føroyum hon altso hon er dundrandi dundrandi dundrandi á reyvuni sum hann sigur dundrandi og man bara stendur hyggur at

tí haldi eg veruliga eisini at man beint her nú eigur eisini at hyggja upp á tað man eg hoyrdi løgmaður var úti ela ella landstýrismaður o vinnumálin at at ferðavinnan má hjálpast hon má hjálpast beinanvegin ferðavinnan hvat við allar hinar allar hinar fiskivinnuni á sjógvi á landi uttan kanska uppskjóv vinnuni

men frú forkvinna visti okur fara aftur trupulleikin ella an e hann er sera sera einfaldur ynskja okur at hava varðveitað at hava eina flakavirkir í føroyum á landi ella ynskja okur ikki ella ynskingur sum jóandal sigur geri føroysk virkir meira kappingarfør og flytir tey føroysku virkini av landinum altso hoyra tykur tað eru fólk í politisku skipani sum siga kunnu tykur flyta føroysku virkini av landinum til polin ella kina tí har er lønin so lág so blíva tey kanska meira kappingarfør hvat við øllum teimum túsund tals arbeiðsfólkunum í føroyum í dag eingin hugsar um tey virkið verður kappingarfórt flyta til polen tað kann ikki vera rætt og tað vísir eisini sum eg segði áð neg annars okur gjørdu nøkur ting síðstu setu okur okur okur gjørdu tretivu prosent skuldi landast í høvdið alt skuldi landast í føroyum tað var eisini bæði gott og ringt men tað gjørdi r men tað er so avtikið altur númen eg skal nevna ein afturat ynskir mann eina flakavirk á vinnu í føroyum framyvir ella ynskir mann ikki eg kann nevna eitt aftrat landsstýrismaðurin íg fíggjarmálum hevur nú bart í vikuvís at fáa eina breiða semju um tilfeingisgjøldini tí tað er tað mest umráðandi í tí føroyska samfelagnum at tað er eina breið semja um tilfeingisgjøldini hví í himmalska navnið hevur mann i sigur mann m aina breiða semja um at rædda botnfiskavinnun í føroyum um at rædda flakavirkini í føroyum og eg vil enda við teimum orðunum sum siga at tað vísir tað her er ikki eitt tað einasta eitt landsstýrisfólk møttu upp her til dag tá ið tilfeingisgjøldini koma fyri tá er øll rættjan her fullsett við eimbandsfólkunumum her er ikki eitt landsstýrisfólk í tinginum at viðgera eina vinnu sum bleivur út við túsund tals tað er ikki gott nokk ikki gott nokk tey skulu øll møta upp til eina aðru viðgerð tað eiga degi og tay tað skylda tey tað skylda tey føroyska tímalønta arbeiðinum teimum sum háva knoklað og hildu hesa vinnu uppi
ja í tvey hundrað ár takk fyri forføgnina ja takk har var ein viðmerking frá ingovsøluhøm olsen ger so væl
nei eg haldi eisini tað virkar heilt løgið ati landsstýrismaðurin svarar av hesum her ikki til staðar men nú so vónar at hann verður til eina aðra viðgerð annars eri eg ela samdur við bjarna hammer í øllum hansara betrakian kom við her og øeg haldi eisini at vit eiga at leggja okkum eftir at blíva eitt matvøruframleiðari heldur enn ráðvøruframleiðari og men tá síggi eg fyri mær at at tað verður brandi í sær sjálvum sum ikki bijhøvis nakar serligan stuðul ella serlig tiltøk fyri at fáa ráðvøruna til til at virka tí atlar spyrja bjarna hammer um hann so meinar at hetta hervist mann fer at leggja eitt eitt gjald á útflutning av óvirkan fiski um tað so skal bara vera fyribils inntil mann hevur fingið fiskivinnuna at virkað sum eina heild sum
matvøruframleiðsla og ikki sum ráðveðurframleiðsla
takk fyribjarnihammer gersvætakk fyrifrú forkvinna hsum ingolfsólaran vísir á so má eg siga at tað eri e meiningin eg nevndi tað eisini í røðuni at vissi vinnan fer eitt tíðarskeið tað kann mann gera eg minnist tørverandi vinnumálaráðharri hanne hann snakkaði nmar nógv um tað tú kanst nemliga gera eina royndarskipan sjálvt um tú hevur aðrar fríhandsavtalur so at tey kunna menna seg ordiliga kappingafør og tey koma til tað produktið sum eitur okur menna okur fiska og virska og framleiða matvøruvinnuna virkini matvøruna fiskamatvøruna í føroyum o ikki aðrastaðnis tað eigur eisini at veir øgiliga gott bramd øgiliga gott at selja men tað allarfyrsta er tað er tað at tann politiska skipanin yvirhøvur leggur í tað politiska skipanin hevur gloymt hesa vinnuna og bátnfiskavinna men eg hopi at hetta her er so varpar lítið ljós á tað so at mann altso minnist til tað er ein annar partur í føroyska flotanum enn e polagiski flotan

fyri so ver tað erhard joensen sum fær orðið gersvælja takk fyri frú forkvina ja áhugavert evnið sum bjarni hammer kemur

okur eru nokk ikki einið er akkurát hvussu okur loysa trupulleikan men okur r einið er um at tað er ein trupulleiki

øhetta her við við at leggja gjald á líkasum ein ein straffitoll á feskavørðu ella veiddan fisk sum skal sum fær direkt av landinum tað er kanska eitt eitt eitt neyðaróp frá frá bjarna hammer til eina vinnu sum veruliga stríðist og hevur tað ringt

eg haldi at mann má mann má eisini hyggja eftir tí í eitt lítið sindur størri perspektivið vissi tað er soleiðis at ein vinna hevur tað trupult og missir kappingarføri yvir fyri aðrastaðni nógv av tí fiskinum sum kanska fer út av landinum nú sum sum óviðgjørd vøra tað er ikki vist at hon endar í láglønar londum eg kundi hugsað mær at at fingið líkasum greiðið á tann vøran sum fer út tað er kanska í í høvuðsheitunum tá skur o hýsa sum færa fara avstað hvar hvar endar hon og og hvat verður tann vøran brúkt til tí tað er væl tað sum er avgerandi tá ið okur skla vordera hvat fri hvat fyri stig okur frá almennari síðu skulu taka í sambandi við at leggja ein straffitoll á er tað soleiðis at tann um so er at tey til dømis hýsa sum fer feskhísa sum fer á landinum hvat endar on hvat er ta fyri produkt hvat hvat er endaprodukti og hvat er prísurin í útlandinum á tí vøruni tað tað má vera ein ein grund til at hesin fiskurin fer óviðgjørdur av landinum tað má vera onkur sum tjena pengar upp á tað ikki bara ein føroyskur millummaður men eisini tey sum keypa tað í útlandinum tey mugu eisini tjena pengar uppá tað tann toskurin sum fær ísaður heilur a landinum hvat endar hann hvat verður hann brúktur til eg eri samdur bjarni við bjarni hammer um at bólfiskaveiðarin íundir føroyum hevur tað hevur ongan góðan her okumbært tað mest týdningarmesta yvirhøvur tað er at okur hava burðardygga vinnu í føroyum at ykur hava mcgóðkenningarnar fyri allar vørur í føroyum og okur hava jú ein kappingarfyrimun misti okur leggja tað til rættis tí tað er tann feskasta vøran tá hon kemur upp á land í føroyum so her vur feskast skal av landinum jamen tann sum sá tá skal arbeiða eina víðari hann hann hevur hvussur eina vørur sum eru kanska einir tveir tríggjar dagar eldri enn hvat ið hon er tá hann kemur upp á land í føroyum so eg síggi at tað er tað eru nógvr tað er nógvar spektur í hesum her sum mann burdi fingið fingið lýst tá ið mann skal fara inn og og seta reglur fyri

og eg haldi eg og bjarni hammer hava tosað nokk so nógv um hetta her við goðsku á fiski hvussu hvussu tryggja okur ta allarallarbestu goðskuna og har haldi eg at har skal mann fyrst fara inn fyri at tryggja tað eg havi onkrar onkrar onkur hugskot um hvussu ja tosað her frá um um ein brakarastovn eg haldi at túra altso dgdagarnir í í til dømis ísiskalínflotin er úti ghaldi eg fór leingi ta eri ikki teir hava ikki møguleika til at koma inn við einari vøru sum er heilt fantastisk og eg meini at tey grundleggjandi tingini tey burdu okur loyst fyrst soleiðis at okur harfrá veruliga kunna beginna at byggja eina matvøru altso matvøru ídnað upp í føroyum sum hevur altso hevur teir allarbestu møguleikanum til at koma víðari við serligum produktum við teinum allarbestu produktunum og til tey produktini sum hava best prís tað er líkasum grundarlagið fyri hvussu okur koma víðari eg haldi jar bjarni hammer er eri einigur um tann partin okur hava havt flakað vinnu í føroyum í í nógv harrans ár okur hava salfríska framleiðslu okur hava havt blokkframleiðslu o okur hava nakað av av framleiðslu av feskum fløkum og sovíðari men marknaðurin hann flytir seg alla tíðina tað er ikki sikkurt at tað sum bleiv framleitt á flakavirkinum tá ið ommuna hjá okum arbeiddi har í hálvfjerðsunum og og fýrsunum er tað tað produktið sum hann eftirspyr í dag er tað eitt annað produkt eta onnur viðurskiftir eta aðrir marknaðir tað eru so øgiliga nógvir spurningar sum eg haldi at føroysk fiskivinna ikki er er ella hevur tikið enn og eg haldi at høvuðsorsøkingin til at tey ikki hava tikið tað tað er tað at tú ikki a hva nakan politikk her í húsinum sum veruliga gv altso tilskundar til at mann beginnur at broyta hendan hugburðin sum sum eg haldi skal broytast og nummar eitt við við við einum broyttum hugburði tað er tað at tann vøra sum kemur inn á kaikantin sum veittifiskur ísrafiskur hon skal hava eina gosku sum hvar ið tú kansn brúka ta vøruna til alt
ein stórur partur orsaka nú nú fór tíðin ja nokk so væl og viruliga
bjarni hammer ein viðmerking ger sovælja h takk fyri frú forkvina ja eg eri samdur í í nøkrum av tí sum erhard joensen fer fram tað er eingin ivi um at okur gott tokur samdur í at t at tað er ein stórur trupulleiki í hesum partinm av vinnuni og tað er kanska eisini eitt neyðaróp um ína vinnu men tað er eisini ei neyðugt enn av vinnu hon er ikki bara sum e tað trupult men tað er ein vinna sum er gloymd í tí politisku skipanini eg veit ikki mn er gloymd ella mann ikki torir at smakka um hana men tað er bara tá tað stinga sær alvorlig mál upp at tað verður tikið til dømis tey at virkið lukkaði fyri nøkrum árnum síðan áa sandi tá bleivr tað tikið upp so er tað gloymt aftur tá ið onkur verið innkallaði til dømis vinnunevndini verða tikið upp verðu tað snakkað um eina løtu so er tað gloymt aftur tí er tað øgiliga umráðandi at mann veruliga tekur tað seriøst og roynir at finna onkra loysn onkra loysn sum ger munar heilt skjótt tí illa er tað heilt skjótt yvirstaðið við hesum partinum tað haldi eg øll her inni eru samd í tá i tey veruliga
seta skenni tingini takk fyri frú forkvinna
ja okur eru samdur í premissuni um at tað má gerast nakað heilt skjótt men eg haldi ikki at at okur eru samdur í at akkurát hetta her kemur at loysa trupulleikan tað kemur kanska at loysa trupulleikan upp á tann mátan at tað fer nakað minni av landinum men tað kemur ikki at loysa tann strukturella trupulleikan tann undirliggjandi trupulleikan sum er at okur skula flyta okum her frá og hartil eg sigi ikki at tú skuldi broyta okra framleiðslu mynstur radikalt tí tað tað eru tað eru marknaðir fyri saltfisk og tað er marknaðir fyri feskan fisk og tað er í marknaður fyri fryst fløk og so víðari men við tí heilt avmarkaða tilfeingið sum okur hava okurønd g fimmogtjúgu túsund tons í fjørða toski í ár ertað nógv minni nei tað varður fyrrári í fjør val ta minni í í ár vit vita kuk ikki hvar tað endar men okur hava ein so lítlan okur hava ein so lítlan hóð altso massað av til dømis toskihísi
at okur burdu kunnað funnið marknaðir til akkurát ta vøruna sum betalir nógv meira enn tað sum okur fáa í dag
takk fyri rósa samuelsen eina viðmerking ger sovæl ja eg eri púra samd við við løgtingsmannin um at vit mugu hyggja ett sindur øðrvísi upp á fiskivinna hjá okkum tá ið tað verður sagt at mann hevur ongantíð gjørt nakað serligt burturúr politiskt at seta á dagsskránna um hvussu mann skal framleiða matvøra í føroyum so er tað rætt men eg veit at longu síðstu hálvfjerðsunum byrjaði mær upp á at gera nyskjuvørur ferduvørur til me siga tann tann ma siga tað tann góða matin bæði til hotelluketurnar og tiltil til tføroyska húsarhaldið men men tað bleiv flent eftir tí men sjálvfylgiligt tíðin var ikki búgvin tá men hon er væl viða búgvin í tag o vit hava dugnaligar kokkar sum kunnu selja um marknaðarføra okkum sum ja sum fáur í útlandinum so at vit hava øll koyrtin
fáa hondin í dag vit slppu at gera nakað
takk fyri erhard joensen gersovælfrú forkvina ja bæði okur eru búgvin til tað framleiðslumessia er mann búgvin til tað okur hava rávøruna eg vá stuttleikar inni á eini eini heimasíðu nú beint áðrenn eg kom upp frá einum framleiðari í norra sum hevur bæði laks og hvítafisk hann evði fjøruti fjøruti hákóskuvørur inni í sínum sortomangi fjøruti liðugt veruproduktir til allarallaallarbesta prís okur mangla hatta mainsettið í føroyum eg veit ikki hvussu okur fáa tað men grunda altso grundarlagið til at okur kunna fáa tað tað er at okur fáa eina vøru inn á kaikantin í føroyum sum er eitt hundrað prosent og í hvussu so er
væl betur enn í dag takk fyri
tann næsta røða verður edva jacobsen gersovæl takk fyri frú forkvinna altíð áhugavert og gott tá vit viðgera okkara høvuðsvinnu okara botnfiskavinnu og taka líka sum líka har sum eg sleptu hetta her við á góðskuni tað hevur ofta verið roynt ígjøgnum tíðina eisini tá ið vit sjálv eg sjálvar vinnan fyri hesa vinnuna at mann hevur roynt at broytt nøkur ting umborð hesum egna báti og fingið góðskuna upp bæði við ísvatni og og onnur ting og og brúkt nógva orku upp á tað nógvar resursur men so evur tað víst seg at at tá ið so er bleivu selt so er alt selt í einumstórum bólki og viðhvørt var prísini tann sama viðhvørt hendi at endá mann fekk á fimmogtjúgurav minnini tað var ikki bleiv samanhangur í góðskuni og tað sum tað bleiv givið afturfyri og tá er tað ikki serliga motiverandi hjá sjómanninum visti mann tekur ta síðuna at tí tað er ein stór orka at arbeiða t upp á tann mátan at fáa betri burturúr og visti so verður púra á jøvnum føti við onnur sum kanska hava meira líkasæl á hesum økinum so so so er tað nokk so tungt at fáast við men flakavirkið flakvinnan í føroyum honhon hon hevur avbjóðingar stórar avbjóðingar øgiliga ofta og og fiskivinnu og útróðrarvinnan í síni heild men tað er so øgiliga o tánt teg bara líka huglaiði lítsindur rundan um hetta her við tá ið man er arbeiðar en í flakavirki so so hevur tað øgiliga stóran týdning at tú fært hesar fimm dagarnar í vikuni tí at bara tá tú fert nú at fýra og tríggjar dagar hvørja viku so so er tað øgiliga trupult at uppihalda eina eina lønari inntøku tað er jú tí at vit eru til arbeiðis tað er fyri at fáa eina løn sum vit kunnu sum vit kunnu liva av tað stóð í uppskotunum her t at ísland verjir sína ráðvøru kanska á annan hátt enn vit visti tú fert fór nógv uttanlanda við við við ráðvørunum verður seld uttanlanda so so ríkur kanska eit lítið sindur av kvotu tíárunum sum tú gert tað hvar tú kanska fært kvotun aftur næsta ár men har eru nøkur instrament inni sum kunnu sum kunnu gera gera tað at tú velur at at halda fiskin í í føroyum men men vit hava ofta snakkað um eisini í sambandsfloksinum um hvussu kunnu vit koma yvir á at vit kunnu fara at gera meira liðugproduktir har er tað mann sigur har er ta sáttmálarnir sum sum skulu vera betri sum ikki eru nóg góðir í dag til at selja selja vøruna sum sum likiproduktir og tað vildi gjørt tað eisini at mann var meira úti eftir at fáa fatur í fiski í føroyum til at víðari foretla og vildi so harvið givið meira arbeiðspláss her á landi tá ið tað blívur soleiðis at at tað er tað er tað sum gevur best a selja út av landinum so er tað eisini tá ið mann so leggur kostinað á leggur prís á so veit mann eisini at tað er bæði ein sum hevur hevur fingið henda fiskin upp í sjónum sum sum fær fær minni fyri hana kanska tí vit taka eitt avgjald av so har eru nógvir vinklar inni sum eg gera tað at hetta málið ikki blívr so einkult men tað at tú virkar á á føroyskum hondum at tú at tú fært fiskina upp í føroyum tað tað gevur tað gevur nógv virksemi og nógv avleidd virksemi eisini í okkara landi og tað er ikki at forsmáa akkurát hvussu mann loysir tað best tað havi eg ikki ordiliga boða upp á meðan eg standi her men men eg kenni ta avbjóðingina tá ið mann er arbeiðir inn í hesari vinnuni har á ókey næstu viku er tað kanska bara tríggjar dagar áh ja so er u ein vika frí og veit vit hugsa ikki ordiliga um hvussu belasstandi er fyri tí tað eru nógvar nógvar familjur sum sum hava sína lønarinntøku akkurát við at standa og virka innan fyri og bara tað at tað blíva vikur burtur úr hvar tú ikki hevur nakað arbeið n forrestin næsta mánað kanst tú bara rokna við arbeiða tríggjar dagar um vikuna so stendur tú har heur ein inntøka sum tú ja hon er bara ikki til at liva av og og tað haldi eg eri eg hevði tað eisini í hinum uppskotunum nevndust eisini tá vit síðstu broytingura í í fiskivinnuuppskotinum hvat við at latið nakað av tí síðsta tilfeinginum kanska vit fara at dýla út at vit hugsau eisini upp ólk fýra og fimm sum evu teir einastu sum ikki hava fingið á lagkøkuni altso hon er næstan býtt liðugt og tað er bara tí at ja hví ikki tað altso tað er tað er tann vinnan sum startaði alt upp í føroyum sum sum eigur líkasum hevur lagt lundnar undir at tað broytist nógv nú sjálvandi er høvuðsvinnan er sjálvandi kanska ikki botnfiskurin í tveytúsund króhnur g oyrur men hon skapar øgiliga nógv arbeið bæði innanfyri eghja stamparum og flakavirkjum og nógv meira enn mann kanska gera sær farr um inni í hesum her inn hesum her høgatingi og eg haldi tað er øgiliga viktigt at vit virkuligani hugsað um hendan partin av vinnuni eg havi ikki ena loysn meira enn tað at eg brenni fyri at at høvuðsvinnan botnfiskavinnan í føroyum ikki bukkar undir meðan vit

htað eru fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá æirhardi joensen ger so væl takk fyri fyri forskíina ja nevniliga r allarfyrsta sum er tá jakkosen nevndi er tað her við at at nøkur veruligar leggja seg í seðlarnar fyri at at koma inn við eini hágóðsku og so verður tað bara koyrt í hennan her stóra pottin og tú fær kanska tað sama tú fært kanska minni tí fært kanska at pinka lívt sindur meir og soleiðis drepur tú innitiativið til at at vilja halda á eg minnist hav tær frá tí at at okur tá ok startaðu í í laksavinnuni at okum fór eg inn og og veruliga royndi at flyta góðskuna á laksunum fram og tað var so stríggið tey fyrstu fimm seks árini tí at tú fekk einki meira fyri tað men so tá tú ár eftir ár hevði víst at tú hevði altso hevðist hserligu góðskuna tá glapt tað tá bergint tú at fáa meir o og tað er líka tað er hattar okum mangla í føroyum tað er tað at øll draga somu líðini okur eru byrjaði

sforkvinna tað er akkurát athar tú kemur instumenti at tað er øliga týdngarmikið at brúka ísvatn tað eliga týdningarmikið at tt gera so so so so men tá ið tað sum verður handla inn eftir tí soer tað eingin avleiðing ella eingin sum gevur øld tá ið tá ið tað er nakir sum slettik gera hetta her og har er tað eitt her eftirlitið sum eg sakni ikki tað t tað skal standa eitt eftirlit av keikan bát men tað e ikki ikki akkurát har sum eg meini við men at tá ið tú fert í holt við og gert nakað sum myndugleikarnir hava ynskt at so so følir at tað gevur nakar profitt til sjómannin sum so kansn selja vøruna víðari og har hevur nakað eftir á kistubotni til seg sjálvan til at víðari útvikla seg og til at gera fornýggjkilsi við men men tað tað góðsku eftirlitið sum erhard joensen eisini hevur tosað um at mann fær tað upp at koyra soleiðis at tú t ein oghvørja tíð kanst hugsa ókey eg má gera nakað við ettahr tí tað kann vera onkurstaðni hyggur eftir vørum tá eg komi til tá ið eg kom til lands og ikki tað at tú fært
tað skal minni enn onnur tá ið tú síggir mær inn og hevur gjørt tær stóran ómak
takk fyri frú forkvinna eg haldi ikki er neyðugt hjá okum politikararnum at ætlanan avstað at vísa kanska virkinum hvussu tey skulja hægreiða fiskin og sovíðari tað eru tey spesialistar í og ikki okur okur sta royna at gera tað møguligt hjá teimum at virka yvirhøvur í hesar vinnuni tað heur eisini verð nevnt at kann mnn ikki gera meir enta kann man ikki gera vøruna betur vistiog vut taka saltfiskavirkini í føroyum so so er tað totalt alment kent yvir alla verðina at føroysku fiskurin bakalavu er tann vestmirðismikla v øllum hann verður bara selda á teimum fínga sterstatiónunum spanin og italiin men hvat mann se gera við fiskinum ei at kema inn tað er so tað men tað snýr seg bara um ynskir mann at hetta her skal halda áframsumi ger nú og bara blíva til snakk ella vil mann veruliga fara út og lofta hesum stóra altso skempistóra partur av vinnuni sum edva jakobsen kennir heilt gott líkas gott sum eg har er túsund tans arbeiðspláss øll eru tíma lønt
so gott sum takk fyri frú forkvina
takk fyri frú forkvina ja tað sum bjarni hammer kom inn á nú tað var eg vísti ikki akkurát á hvussu tað kaldi ganga fyri seg inni á nøkrum virki men meira efta her at mátivera at koma við eina betri góðsku sum tú kanst fáa rættiliga nógv meir burturúr tú kanst gera nógv meir burtur úr einum einum toski sum ordiliga hevur góða góðsku enn enn ein sum er bjymoltna og er nógvar nógvar dagar gamal tað sigur seg sjálvt hann kann ikki blía til ta somu vøruna men men tað mann mátti vera har og eg dugi væl at síggja eg segði bara tað at eg hevði ikki sum eg stóðveri men loysn uppá hvussu eg gjørd a tað er bara týdningarmikið at tey fiskavirki sum eru runt um landinum at tey at tað veruliga er eitt arbeiðspláss fyri tey sum eru har og ikki kanska bara onkur hendingardagur t tí at tað tað kann eingin eingin familja klára seg við so og vit merkja ofta ikki hvussu hart tað er men tey sum eru í tí tey merkja virkuliga tá tey bíða eftir arbeiðsboðum taðer tað strævnasta sum er í einari høvuðsvinnu og í eini tímaneftir vinnu tað at ganga og bíða eftir eini telefonuppringing at vita um mann skal til arbeið
í næstu viku takk fyri frú forkunn
niogtakk tær kreppan ver up á tað ringasta so fórí gongd við at gera eina uppboðssølu tað var ikki uttan føroysliga serliga mótstøðan var serliga nógv her inni í húsinum men vit tóku stur í so lukkaðit tú at fáa begynt upp á tað hvørfall tá eitt sum mann levði merkiir beinanvegin tað at tá íslendingar íslendingar fádi ikki loyvi at landa til føroyska uppboðssølu tað hava tað statvek ikki uttan teir missa nakað burturav teir landa ikki her so anvanliga mátt fisk tí at tað kostar teimum eitt sindur eyka soleiðis fer nú støðan við teirra viðkomandi men tá bleiv gjørdar fyri enni enni sjó tretivu árum síðani nakrar royndir við kassin longri er norðuri í landinum við ísi og vatnið í tað riggaði ikki ordilga væl men nú sær út til at tíðini er komin har til nú ferð ókrótur fiskur úr váginorður á eiðin og eg trúgvi at tað verður bara spurningur um mánaðar hvar ið eingin vanligur útróparbátur krevir ein einasta ein fiskskaft nú má koma so langt at mann útnyttar ta deyðstøðuheitina sum er fyri at fáa hana niður beinanvegin ogog og

takk fyri edvard jakobsen gjørt væl takk fyri frá forkvinna akkurát har sum henni í gold kemur inn á hetta er við at kryvja í landi tá próvaði mann kanska eisini farið bara einar tjúgu og fimmogtjórar aftur tá royndi mann tað í eysturoynni men mann hevði men men men forarbeiðið var ikki til tað altso mann slapp ikki av í rávørðina so tá tá tú vart komið upp í nakrar konteynara so endaði tað er f og so steðgaði tað upp so taðð er øgiliga viktig tá at øll skipan er klár til tað sum mann setir í verk so at hetta var bara nú fyri tíðina ging undan hetta var bara eina hugleiðing rundan um eitt her hvat týdning tað hevur av at okkara høvuðsvinnu hevur og hvussu nógv týdning tað hevur at hava eitt arbeiðspláss sum er nokk so samanhangandi tá mann er einari tímalentara vinnu takk fyri frá forkvinnu
takk fyri so er tað ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og hetta málið tað verður beint í vinnunevndina vit fara nú víðari til fyrstu viðgerð av tveimum málum til løgtingsmál nummar hundrað og trýogtretivu og løgtingsmál nummar hundrað og fýraogtretivu tjúgutjúgu og tað eru uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tvey túsund og nítjan og um frágreiðing um virkiráðsins í tvey túsund og nítjan og tað er somuleiðis uppskot til samtyktar um tilráðingar frá norðurlandaráðnum í tjúgutjúgu og um frágreiðing um virkiráðsins í tjúgutjúgu hetta eru tvey nevnd sum verða ðgjørd hetta eru tvey mál sum verða viðgjørdir undir einum og bæði verða beind í uttanlandsnevndina og eg skal biðja um framsøgufólk tað verður fyri fólkaflokkin brandur sandoy fyri javnaðarflokkin hendrik old ifyri sambandsflokkin jaspur langaard fyri tjóðveldi hervør polsdóttir og fyri framsókn bjarni kárasom petersen tann fyrsti a røða verður
ja takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar eru er uppskot um

fyri tvey túsund og nítjan og fyri tvey túsund og tjúgu tað er soleiðis at í norðurlandaráðnum í tvey túsund og nítjan sótu sótu paulitron petersen og jenus a rana men av tí atvæl var í tvey túsund og nítjan so blivu tær rekomentatiónirnar ikki viðgjørdar og verða lagdar fram nú í norðurlandaráðnum nú er so jaspur langaard og og høgni hoydal sum manna tær føroysku sessirnar norðurlandaráðið er eitt ráð sum er samansett av av

úr úr danmark finnlandi svøríki íslandi og norra umframt teimum økjunum føroyar grønlandi og álandi

øh tað eru nógvar rekomendatiónir í norðurlandaráðið hevur latið úr hondum sjálvandi eftir fyri tvey ár so tað eru ekstrav nógv ár tað eru tær eru tveyogfjøruti í tali og tað er ikki tað tað ber nokk illa til hjá mær at fara ígjøgnum allar av teimum men tær tær fevna rættiliga víða

rekomendatióninum fyri tvey túsund og nítjan rekomentatión nummar trýogtjúgu er snýr seg haldi eg tað viðkomandi øki fyri føroyar tað er um burðardygga turismu í í arktis ella í hesum økinum sum vit bvegókkum í tað hevur øgiliga stórar relevans fyri føroyar haldi eg hetta her við at vit fara at hyggja uppá hvussu nógvar hvussu nógvar turistar vit kunnu hava gangað dæg runt her og arktis er eitt øgiliga arktisk arktisk øki og og tey londini sum har til at hoyra eru eitt øgiliga viðvamt øki tá ð tað kemur til turismu millum annað grønland sum sum kanska hevur

ikki hevur so nógva infrastruktur og annað og og eisini føroyar sum hevur sum sum er øgiliga lítið har sum mann har sum mann skjótt ger skaða á náttúru og og onnur viðurskifti tað er øgiliga gott at mann mann tekur tað málið upp í norðurlandaráðnum og kemur við nøkrum rekumendatiónum til til tinguni í í teimum ymisku londunum um tað eitt annað sum haldi eg sá eitt sindur stuttligt út tað var hetta her at mann eg var samdur um at mann í teimum norðdisku ella tann teimum norðurlendsku

fór atleggja meira dent á atspæla millum annað tónleik úr teimum økjunum sum sjálvandi kann vera við til økja tilvildu viti um hvat tú ger teimum ymisku norðurlondunum og og hvussu musikkvinnan er er samansett á í í teimum økjunum tað haldi eg eri tað haldi eg er øgiliga gott eitt annað summ sum norðurlandaráðið hevur hevur sett sær fyri tað er eindan rekumentatiónin frá tvey túsund og nítjan nummar trý har sum mann fer at styrkja aeiði landanna millum í sambandi við marknaðførðingar hetta her við fólk sum arbeiða og liva í hvør sínum landi innan fyri hetta øki renna seg av og á í trupulleikar øhvið marknaðforðingum hvussu og og og millum annað av teimum millumtjóða sáttmálunum sum eru á á hesum økjunum og tað vita vit millum annað av at vit hava havt nógvarvit hava nógvar sjómenn nakrar útsiglarar sum sum javnan renna seg í trupulleikar landanna millum millum annað millum føroyar og norra nú tað seinasta hevur verið vit fara at hava viðgera týsdagin viðvíkjandi eftirlønaskipanunum hjá hesum her hetta er at fáa londini at práta meiri saman at at atlaga sína lóggávu eftir hvørjum øðrum soleiðis at soleiðis at borgararnir í teimum respektivu londunum koma lættari og og smidligari ígjøgnum skipanirnar í londoni tað haldi eg er tað haldi er øgiliga øgiliga gott og øgiliga tiltrongt eisini vistu vit fara til tvey túsund og rekmentatiónina frá tvey túsund og tjúgu so eri so eri har ein sum eitur nummar tólv har sum mann har sum mann roynir ati

inni í inni í hesumøkinum við fimmogtjúgu prosentum setir sær eitt mál um at lækka talið á sjálvmorðin við fimmogtjúgu prosentum til tvey túsund og fimmogtjúgu tað haldi er eitt øgiliga gott mál tað haldi eg e eitt øgiliga eg haldi at mann skal stíla høgt tá mannskal gera og og vit vita at ávísir partar av hesum økinum hava serligar avbjóðingar viðvíkjandi tí at at fólk kanska ja fólk velja simpultan at taka seg av døgum tí at kanska upp á grund av sosialumtrupulleikum og og og øðrum sotað er øgiliga gott at mann mann setir sær stór mál á tí økinum og mann ætlar eisini at at landa millum í tí førunum at fáa impelementera eina nullvisjón soleiðis at mann yvirtí kann fyribyrgja at fólk taka seg av døgum tað tað haldi er er øgiliga gott tann seinasta rekumentatiónin sum eg ætlaði at taka aftur í tað var hendan her nummar trettan um at londini norðurlondini og londini ír baltíkum eru saman um eina ov somu týsk sona tað haldi er øgiliga gott tí at at eg dugi iki at síggja hví ið vit skulu hava fleiri týsónir tað er tað erhart til trongt eg trúgvi ikki ati eg eg veit ikki ordiliga hvat hvat ð tað gagnar hetta her at tað eru fleiri týsdónir yvir yvir eftir øki tí eg haldi at tað er hetta er hetta erut góð mál sum sum norðurlandaráðið kemur við avgjørt

ímerking frá jaspuri langoyrgerðsvæl ja takk fyri frá fólkum og takk fyri brandur sandoy fyri eina sera góða viðgerð og akkurát tað hevði tað her við tað at mann kann samstarva ímillum lond og deila royndirnar hjá okkum øðrum og hvat er tað sum gevur meining og nú nevndi hann serliga tað er uppskotssamband við við sjálvmorð og haldi tað er eitt dýliga gott mál og sum sum brandur sandoy verður har kanska vit hava í okkara part av verðini ella norðurlondum ikki tey størstu trupulleikarnir men at vit eisini har kunnu vera við til at bidraða inn í ta norðurlondum saman hvat er tað viðgera og hvussu kunnu vit eisini vera við til at ávirka onnar á aðrar smáar tjóður
tá tað kemur til hetta
gersovæja takkfyri frú forkvinna takk fyri viðmerkingina jajaspur langaard ja hetta við at fyribyrgja sjálmum tað er sjálvandi eitt tað er sjálvandi ein øgiliga stóra uppgáva nei kanska vit hava ikki tær heilt stóru avbjóðingarnar á hesum økinum men eitt sjálvmor er er er nokk til at siga at vit havast trupulleikar á hesum økinum øh tað er øgiliga gott at mann ferat arbeiða við at styrkja tilvitið um at fólk kki illa at at bøta um ta støðuna har sum fólk fara so ilt sálina at tey velja at taka seg á døgum tað er øgiliga gott at mann fer at arbeiða við tí og eg ivist ikki í at tað er resurtur í teimum respektivum londunum sum mann kann draga upp á tá ið að kemur til at hjálpa hvørjum øðrum so so hetta er øgiliga gott tað sum kanska bakdeilurin við norðurlandaráðnum er at vit hava ikki sjálvstøðuga limaskap har og og tað haldi eg vit eiga at arbeiða víðari við at fáa
sum skjótast takk fyri takk fyri tað næsti at røða verður henry gold
øhja hetta er einaferð um árið tað skuldi helst verið at nú bleiv tað eitt sindur eitt sindur longri ímillum hesi ferð frá grundarav á valgi at nú eru sama sláing av tilráðing fyri tvey túsund og nítjan og tjúgu

neyðugt at fara ígjøgnum alt hefti her tí at tað verður øgiliga nógv samtykt í norðurlandaráðnum sum kanska ikki frá føroyskar síðu ikki er so øgiliga aktuelt sjálvn helur kann mann altíð blanda okkurt upp í frá okra síða men meni ein partur er her er tvey túsund o nítjan mfilmkomvessión og her er gransking tar øgilig tað er ein øgilig rúgva av granskingarprosjektum í starta í norðurlandaráðnum er ikki start tað ja ja vrða verða verð rádd til og samtykt ogøll koma ikki til ígga ikki til veruleikar men men ein stórur partur og sumt av tí onkuntíð so heldur mann at at at tað er kanska eitt sindur yvirdrivin við onkur onkur granskingarprosjekti tí at tey virka nokk so háfløkt flugt fleiri evta ná lat tað vera heta er at betur um treytirnar fyri mobilitetið fyri fyri háskúla næmingar háskúlastudentar ella samstarva eisini á tí økinum tað haldi eg tað havi allar tíðina hildið eg verið eitt fínt ein ein fín hugsan at mann skal nevnt tey sum eru undir útbúgving at tey nevnt kkunna sleppa ímillum okra lond tí okur eru nokk so lík allar mátar og ikki minst at mann málsliga tá mennist øí mun til at

ja nú blevur kanska verðurtaðeitt sindur dreivan aftur og fram millum nítjanog tjúgu

eitt uppskot sum eg havi lagt merki til tað hevur verið nevnt fleiri ferðiir og tað er at mann hevur betri eftirlitið í havnin við alkohol testin og trygd umborði av skipum eg haldi at tað er fínt sá fylgir ti er tað ikki so er tað avmarkað hvussu nógv tað kann kann kannast men bara tað mann veit at tað er ein møguleiki fyri í eini havn er í eini landi at ter ein møguleiki fyri at mann verða testaður fyri alkohol undir undir arbeiði er tað at tað er ein absolutt ein fyribyrging soleiðis at mann umgangust at tað henda ólukkur av alkoholbrúki og tað er jú ikki ikki minst fyri sjálv fylgjurt fyri yvirmenninar tí at tað er ein alvorðliga uppgáva tak á seg at hava skip hvar tú hevur fólk við og hvat foreldur og konur hava latið mannin og og foreldur hava synnir umborð at mann er rímiliga sikkur í at tað eri besti hondin og at ikki nakað kemur upp í sum kann vera til vanda fyri allar partar tað havvgur tíverri havt royndir av fyrr hitt við okkurt annað við hvussu mann kann flyta seg skjótt við náttartokum og fraktflutningin um sovorð nakað tað tað er meiri størri umráði tað nyttar ikki hjá okkum at fara í holt við tað so tað lat okkur fara farpí svana merkið er eisini at verð uppi at nevnda her r tann goðsku merkingin og og tað er bæl nakað sum bara økist við við við við tí kravunum um at at mann mann hevur gáðsku merkingar av ymiskum sløgum turisman krúvsskipini og síggja yvir norðra til dømis hær setir mann avmarkingar í hvussu nógv krygsskip skuldi koma inn í tær plássirni sum liggja avlukkaði ella innistongd ella høg fjøll rundanum solt tað ikki verða verða gassaður av av av útsøtunum tað kanska er ikki so øgiliga aktuelt tí at okur hava ikki so nógv skip e serliga nú í koronatíðini hevurtað verið meiri smáligt men tað verður væl aktuelt eisini seinni øh

øgiliga oftani so formar útnorðuráðnum roynt at manerera við og roynt at tosa fyri í norðurlandaráðnum eisini í útnorðuráðnum at fáa einsettaðar reglar fyri fyri skipasínini í norðurad í norðurlondum tað er øgiliga meiningsleyst at tú hevur skipaðsínu í øllum londunum og tað er einki av av londunum sum hevur eins reglar fyri tað hevur ikki gingið serliga væl í teimum royndum sum eg havi gjørt tar fáa einsrettaðar reglar nei okkuntíð er batnað gott nokk men tað at at at ein føroyingur keypir skipir norra ella ein norðmaður keypir ett skipa úr danmark erlensfrenskari skeypir skipir r íslandi tað eigur at bera til at hava reglar sum eru so einsrættaðir at tú kansn fara í gongd vðhsu skipinum uttan eina stóra veldja útbygging og tað kundi verið nakað sum okrar limir í nú eri eg formaður í útnorðráðnum men okrar limir í í norðurlandaráðnum eisini tókið upp hetta er proktationisma tað er eingin ivi um tað mann mann eg líkasum roynir at verja sítt fyri at ikki ja ja fyri altso tað er tað er sovornur meiningsleyst meiningsleys reglar tú hevur tvey trý fýra sløg av gummubátum tann eini parturin í bjargingarbátinum ein partur heldur fastur við sítt ein nork ein norsku bátur skal ikki hava danskan gummlubát og mótsatt og bjargingaútger av ymiskum sløgum og og og tað kostar í eina rúgvu at at skifta hetta út tað hevi verið øgiliga smart eg havi einaferð havt eina samrøðu við við við stjóran á hann er ikki stjórir nú men gamla stjóri á tí danska skipasíðnum og hann segði at tað var ikki bara skipa síni men tað var hetta her við útgerðini at at mann vardi sítt egna soleiðis at tú ikki kann gevur lest fyri at taka útgerð umborð sum er protesserað í einum øðrum norðam landi og okur vita at at føroyingar sum hava keypt skip um tað suður úr íslandi erlatið er úr norra so brúka tær eitt hav av pengum at liggja av skipasmiðjuni her og aðrar aðrar skipasmiðjur ella ilna í útlandinum at byggja skipið um til meiningsleysar útbyggingar umbyggingar sumt av tí vilji eg siga meiningsleys um tað eru fimm sentimetur ág eini koggi ella eftar fimm sentimetrar hællrini í einum lofti ella ella meir ella minni tað eru meiningsleysar investeringar at gera fyri at at skifta skipið út tí er tað verið fínt at mann prøvaði tað blívi eg má við og í norðurlandaá norðuráhøpu tá er tíggju ár einki at snakka um altso tað e einki at snakka um at at snakka um at málið í tíggju ár tað tað heltur man vera at tá tað gingið ófatiliga skjótt visti mann klárar at fáa t málið ígjøgnum í tíggju ár so visti mann snakkar um at einsettaði skipað síðum í eini tíggju ár afturat so kann tað henda at tá ið mann kanska ikki era foldrini men tey sum tá eru her at tey kunnu gleðast um at tey sleppa frá at brúka tveir milliónir um at fáa skipt at skifta skip ímillum londoni hitt við ið við málinum í í norðurlandaráðnum at mann heldur fast við at brúka norðurlendskt mál í norðurlandaráðnum er ómetaliga umráðandi nú havi eg eftir hondini verið av nokk so nógvumnorðurlandarfundin og tað eru kreftur ið táa tann vegin at tað kanska vera ikki so býtt at snakka eingis eg minnist akkurát fyrrverandi løgmaður marita petersen sálur hon var í einum norðuranfundi í øtuborg og har staktaði fundurin við at mann beginti at snakka eingiskun og hon reiðist ikki upp og segði at visti tað bleiv eingins so fór hon heim aftur tí at hon var komin á ein norðuraanafund og ikki á ein ein altjóða fund og tað bleiv líkasum eitt son støðgur í og so tá ið mann hevði skult niður eina løtu so funnu teð út av at mann skuldi fara at snakka norðurlendskt men tað er statuvekk tendensur ikki minst ein av landi beint bestan fyri okuri er teir hava egnorðmatrupulleikar í norðurlandaráðnum við við norðurlendskum máli og og og drega ver yvir til eingist alla tíðina tað er øgiliga viktigt at mann í norðurlandaráðnum heldur fast við at norðurlendskt mál er ein ein partur av tí hhetta var
hetta var tann partur takk fyri takk fyri tá næsti at røða verður jaspur langoyrd
takk fyri frú forkvinna ja til viðgerðar eru tey málini sum vit hava verið ígjøgnum nú í í nítjanogtjúgu tey álitini ella tey uppskotini sum liggja har og eg kom sjálvur inn í í august í í nítjan so tað vil siga at nítjan bleiv tá var rættiliga nógv av málunumkomin rættiliga langt ávegis tað vil siga at eg kom inn í sjálva viðgerðina áðrenn tað man kann siga hevði verið úti í nevndum so so tað bleiv eitt sindur trupult t ordiliga fanga fanga tráðin í øllum heimum málunum men eghandi líkavæli vil eg siga at tag verið øgiliga spennandi taka vit so nú í tjúgu so er tað eiisini verið soleiðis at tað hevur verið øgiliga nógv merkt av korona vit í føroyum hava havt tað forholdsiðs gopt men norðurlondini nógv hava havt øgiliga ringt tey hava verið ringt at ferðast ímillum og tað er eisini nakað sum føroyingar sum hava arbeitt uttanlands hava merkt og tað sum mann kann siga har tað er tað at mann hevur ynskt at vistu mann tekur eitt øgiligaumráðandi punkt í í tí norðurlendska samstarvinum er at vit skulu vera tann mest integreraða í heiminum og tá ið vit so uppliva tað í í mars og apríl at øll londini byrja at lukka fyri hvørjum øðrum um ætlar ikki at bara reisa ímillum so kann mann eisini siga at tað skalar øgiliga nógv tað norðurlendska samstarvið og norðurlond beginna at trýsta á tað kanska sum var var serligt var tað at stendskararnir koyrdu sína egnu strategi og tað gjørdi so tað at teir lótu eitt sindur meir leyst enn hini londini og tað gjørdu so at vit tey tað svøríki bleiv líkasum útilukka í longri tíð enn hini norðurlondini so tað tað var ein ein øgiliga keðiligt so tað hevur mann so avgjørt aftur at mann skal finna at at tosa um nú í summar aftur hvussu mann skal kunna fyribyrgja atslíkt hendir nógvsum kenna øgiliga lítið til tað norurlendska samstarvi o tað haldi eg tað er øgiliga harmiligt tí haldi at vit eiga at gera nógv burturúr hvat er sum gongur fyri seg og nú her tað verið ymiskt frammi hevur tikið fram ymisk mál ein øgiliga stór avbjóðing er tá ið vit tosa um marknaðarforðingar føroyingar sum ynskja at bjóða upp á eitt arbeiði í íslandi tann elektrikarin sum e tikin eina útbúgving í føroyum skal kunna hava eina góðkenda útbúgving eisini til at kunna bjóða upp á arbeiðir í íslandi ella í norra og aðrastaðnis so har eru nógvar forðingar sum sum vit ynskja skulu betrast um eisini um ein ynski til dømis at fara at lesa aðrastaðnis veð mann ikki ptal aðrastaðnis og sovíðari tað r øgiliga nógv sum eg kann stuttleika at nevna eitt eitt dømi sum vit hava tikið beint nú hendrik old nevndi at tað kann taka øgiliga nógv ár og ein øgiliga stórur kampur ið øgiliga nógv ár hevur verið tað at føroyingar sum flyta til svøríki ella finnland kunnu vera har og brúka koyra bil í eitt ár men tá ið eitt ár er farið so gongur koyrikortið út og so mugu teir upp aftur í teori og og og koyriroynd e og so kunnu teir koyra aftur og beint nú í í tvey túsund og tjúgu komu so tað á mál at at hetta ikki longur er neyðugt skal eg taka nøkur heilt nú hava fleiri verið frammi við fleiri málum so er er eitt mál sum er í her tað er til dømis við róming tá vit snakka um at mann fólk reisa nógv og mann ynskir at hava internetir við sær allastaðnis siga tað at tað skal kunna brúkast allastaðni so vit sú ikki skuldu betala eyka sjálvt um vit hava if ella trý g ella fmm g ella fýra g alt ettirhvat mann hevur tendrað ereseptir í norðurlondunm hevu eisini verið nógv frammi felagsumhvørvispolitikkur nú hevur landsstýrismaðurin hjá okkum akkurát lagt ein ein umhvørvispoltikk fram her hvussu vit koma víðari við tí í norðurlondum hevur tað eisini verið nakað sum er fylt nógv og vit hava í einogtjúgu tikið fýra fimm prosent eyka av fíggjarætlanini fyri at fáa sett enn meir fokus á akkurát hetta økið eisini tá ið tað kemur til felagstreytir til útbúgving serliga innan handverk og tað er nú hava vit fingið bert til hardarar inn sum sum forman og kand g gjern ikk eg nevni eisini at vit hava fingið kristinao hfs inn sum sum sum stjóra í norðurlandaráðnum at athar mann so eisini sett sær fyri at vit koma at arbeiða øgiliga nógv fyri akkurát tí partinum felagstrygdarpolitikk í arktis tað er eisini nakað sum rakarar ikki øll norðurlond men nógv norðurlond hendrik old nevndi eisini at tað eri forskellig mál sum eru óviðkomandi sum eisin varð viðgjørd vit hava ein úlv sum ferðast millum finnland og norra og svøríki vit hava náttarbussar sum skulu koyra ávís ávís týspunkt niðri og n inn í meginlandið og sovorðið sum ikki beinleiðis ávirkar okkum og soleiðis er tað við politikki tað er nógv mál sum man ikki altíð ávirkaðs líka nógv av upp á sama máta taka vit arktis so er tað summi lond sum í í norðurlondum sum eru størri ella meir ávirkaði av tí arktiska politikkinum vit hava eisini tá ið tað kemur til ferðavinnu eisini nógv ferðags felags mál hvussu kunnu vit fáa norðurlendingar at ferðast meir inni hjá hvørjum øðrum tað hevur eisini verið tosaðeitt sindur um málið eru ikki øll londini í norðurlondum sum eru líka góð til at tosa norðurlendskt allíkavvil eg siga at tað hálv annað árið eg at verið við so síggi eg allíkavæl at tað eri tá ið mann roynir veruliga at gera alt hvat mann kann úrslitið eg sjávandi t tað kostar nógv í tálkum finnar fáa tálkar til finskt og og serligani ísendingar fáa so eisini tálka til íslendsktí og umpartisk grønlendskt eisini so har eru nøkur ting sum men tað gleðiliga eg havi so eisini hoyrt har í hasum málinum tað er tað at at íslendingar nú leggjast leggja seg meir eftir eisini at kunna fáa fáa gjørt meir við tað íslendsk at tað skaldinaviska málið soleiðis at mann fá tekur tað inn aftur mann hevur tikið úr skúlanum men har mann ynskir tað sum ein størri part aftur í íslandi so tað er eisini kanska tað norðurlendska samstarvið eisini við til at at ja bebøta um gransking innan fyri havøkið e nakað sum vit hava fingið sept pengar av og sum mann eisini ynskir at styrkja og so ikki mann annars at styrkja samleikan um málið hjá hvørjum øðrum mann sær øgiliga væl at málið og og og mentanin hjá hvørjum øðrum er nakað sum sum líkist øgiliga nógv og nakað sum vit eiga at halda øgiliga fast um

eitt sum mann ið sum vr eitt samt løgting góðkendi tað var tað mann vildi so øgiliga gjarna hava sín egna limaskap í norðurlondum og tað hevur gingið leingi og ta er gingið í strilti og mann følir kanska tað ganga ikki serligani nógv fram á sambandsflokkurin við kaili oholm johannesen á odda hevur sett sær fyri nú at vit siga mer fínt lat okkum fara inn og betala tað sum vit skulu gjalda inn í tað norðurlendska samstarvið tað svara kanska til eini tvær milliónir um árið og tað hevur mann so eg veit eisini at undanfarna samgonga tjóðveldi og javnaðarflokkurin og framsókn høvdu møguleikan til og og fingu eisini áheitan um at seta pengar av til at siga men betalið til tykkara part fyri at vera partur av av norðurlondum og eg veit at tað var uppi at venda men tað kom so ikki ígjøgnum tað hevur so sambandsflokkurin nú sett sær fyri men tað vilja vit gjarna vit vilja prøva fara inn og koma í tingi her um vikki kunnu seta tær tvær milliónirnar av og eg vil siga at tær eru øgiliga væl brúktar taka vit hvat vit sjálv fáa burturúr so kann eg bara nevnna nevna norðurlandaráðið sum fær rættiliga nógv meir vit hava vilja nógvar ymisk mentanar grunnar og tiltøk og stuðul sum veður eisini erður latin og vit hava ymiskar granskingar ætlanir millum annað kann eg nevna beint nú at vit hava eina verkætlan hjá bakkafrost har mann umhvørvisliga roynir at finna ein bát sum sum skal sigla so grønt sum til ber grønur sum til ber og so hava vit eisini eina verkætlan í í leirvík har mann eisini roynir at finna út av hvussu kunnu vitklára okkum betri tá tað kemur til upphiting av húsum har mann hevur streymviðurskiftir sum eru væl egnaðir til tað sum mann kann siga har er her øgiliga nógv spennandi sum sum er á skránni men tað er eingin loyna ati at tað verður eisini hevur eisini verið í ár at vit hava havt koyrt øgiliga nógv á á tims og tað er ein góður máti at kunna samskifta uppá men hinvegn knn man siga at tú tú missir øgiliga nógv ein øgiliga stórur partur av av samstarvinum er tað mann at mann er saman um mann tosar uttanfyrivendust ta politiska skipanina soleiðis at mann hevur hevur nøkur ting har sum mann eisini kann fáa burtur úr tí norðlagska samstarvinum hendrikold nevndi so hetta her við skipasín og felags reglur g haldi hattað er eisini eitt øliga gott mál sum vit eisini eiga at taka upp yvir høgna hoydal har vit prøvað at fara inn og kemta fyri at fáa nakrar felags reglur her og hvussu kunnu vit eisini í hesum høpinum fáa avbyrt tær teir ymisk leikar sum eru og tað er eg haldi at bar til hoyrdar er ein sera góður formaður og hevur hevur sett sær nógv mál har millum annað hetta og undirvísingin og samstarv innan fyri ta vinnuliga greinarnar ella arbeiðsøkið skal forbetrast so tíðin farin
takk fyri frú forskrina takk fyri tað næsta røða verður hervør pálsdóttir
takk fyri frú forkvina ja vil hava tilráðingarnar frá norðurlandaráðnum frá tvey túsund og nítjan og tvey túsund og tjúgu til viðgerðar og sum tað eisini bleivur sagtsov eru øliga nógvar ymiskar tilráðingar summar sum ikki er viðkoma føroyum í so stóran mun nátttki og sovíðarimen heru eisini nógvar áhugaverdar sumsum an kann síggja stórt virði í nógv um á náttúru umhvørvisøkinum á klimaøkinum ein ein tilráðing um at minka matspill u í norðurlondum nakað sum vit eisini fyri kortini hava snakkað um her í tinginum at fáa eina betri strategi fyri endurnýtslu at at minka um burturkasta so víðari eisini um fáa fáa kanna hvussu nógv mikroplast endað í kroppinum hjá okkum sum búgvar tí nógv mikroplasst er í mati og tannkremi og sovíðari

tey síðstu árini tað er hendan her visjónin viðsjóntjúgu tretivu um at ðnorðurlond skuldu vera burðardyggasta región í heiminum og at mann eisini í tvey túsund ognítjan hevur mælt til atat hendan við sjónin skuldi fáa størri pláss í bosskettunum tí tað er eisini eitt øki ið vit sum norðurlond kunnu samstarva øgiliga væl um at at bæði útvekslað hugskot og loysnir fyri at vit kunnu vera førandi región á á klimaøkinum og í mun til burðardygd og sovíðari vist mann so fer til eisini onkrar tilráðingar í tjúgutjúgu so so sæst at korona hevur eisini havt ávirkan har at mann í boskettinum hevur koyrt átøk inn fyrá miðka um negativva reffektar av korona serliga viðvíkjandi mentan at mann ger nakrar at legg settu fleiri pengar av til at styrkja um tað økið men eg haldi sjálvar at tanntann tilráðingin um sjálvnoðursfyribyrging er øgiliga áhugaverd vit hava snakkar øgiliga nógv her í tinginum men mann ger tað eisini

um sálarheilsu og um trivnað hjá millum annað ungum og tí haldi er tae eitt øgiliga gott mál at seta sær sum norðurlond at at mann minkar ella vil minka sjálóðursja sjálvmor í norðurlondum við fimmogtjúgu prosentum fram tiltjúgu fimmogtjúgu og at mann vilm arbeiða við eina null visjón soleis at mann allatíðina skapar betri trivnað í norðurlondum og kann vera við til ati at hjálpa teimum sum koma har til at tey ætla at taka sær av døgum samstundsmá eisini samla vitan um hvussu korona hevur ávirkað hesa gongdina viðvíkjandi sjálvmorðið

tá ið vit tá vit snakka um áum norðurlandaráðið so snakka her í føroyum so snakka vit s oftast um limaskapin um sjálvstøðu limaskapin í norðurlondum og tað hevur vr verið eitt arbeiði sum vit arbeiðta nokk so nógv við føroyar fyri at fáa sjáldsamn limaskap tú hevu ikki gingið so øgiliga væl og tað kann útá til virka sum at danmark kanska heldur sær forðingar ein loysnir til at var við til at arbeiða fyri at føroyar fáa sjáldsøman limaskap eg havi sjálv verið verið í formansskapinum í ungdómsnorurlandaráðnum tá eg var fyri nøkrum árum síðan og havi havi tí eisini verið eygleiðaði í norðurlandaráðnum ungdómseygleiðari og og tað sum e nokk so áhugavert er at á næstan hvørjum ári tá eg havi verið tilitatión hjá ungdómsnonráðnum tá tá verður ein samtykt gjørd um at føroyar skulu hava sjáldstøðan limaskap í í norðurlandaráðnum og tí kann tað kanska hugsast at tá ið tá ið norurlandaráðið í framtíðini verður skift út við tey sum hava verið á ungdómsráði so verðurtað eitt sindur lættari hjá okkum at fáa sjáldstøðan limaskap tí at ung fólk í norðurlondum stuðlaðu hvussu upp undir tí ynskjunum hjá føroyingum í mun til í mun til ungdómsnorðnráðið so er eisini ein rekomendatión fær tjúgu tjúgu umumróming í føroyum í grønlandi at tað skal altso at mann skal hava møguleika at at hava róming tænastur í øllum norðurlondum tað er eisini ein resulitión sum er blivin lyft úr ungdómsloyndarráðnum upp í norurlandaráði so tað eri tað er nokk so stuttligt at tá mann sær úrslit av tí sum hnnheu arbeitt við sum ungdómspolitikara tað eisini kemur á sítt rætta pláss tað sum eg síggi sum ein tann størsta styrkin við norðurlanda samstarvinum tað er tað norðurlendska málið at vit kunnu snakka saman sum oftast sá okkra egna málið og skilja tað sum vit siga og skilja hvønn annan og tað er aso grundarstaiðnum undir at vit kunnu hava i so gott samstarv londini millum og herfyri eg veit kki um tað er au í dag ella í gjár ella eitt annað at tað koma ein kanning um um norðurlond hava ein málfelagsskap ein kanning millum ung tvey túsund og ung millum sekstan og fimmogtjúgu ár sum vísir at fleiri fleiri ung í norðurlondum skilja ikki hvønn annan tá tey snakka síni móðurmáli kanningir vísin leistir at føroyskur ungdómur er tann sum er fremst dugir best at skilja ymisku málini og at enskt fyllir meira og meira og eg trúgvi at vit í framtíðini visi vit ikki fáa loyst ta avbjóðingina at koma at tað kemur at vikna norðurlendska samstarvið visti mann fer yvir í enskt tí tað verður yvirpflatiskt og pátikið at ikki kunna snakka á teimum málunum sum vit haltíð hava snakkað samanum og tí síggi eg eisini ta tilráðingina nummar trettan frá tvey túsund og nítjan um fólkaháskúlar at mann skal gera tað lættari hjá ungum at fara á fólkaháskúla í teimum ymisku orðurnorðurlendsku londunum at tað kann eisini vera ein loysn upp á tað tann trupulleikan vit síggja í dag soleiðis at ung koma í eitt annað land annað norðurlendskt land og har við eisini skulu samskifta á einum á tí málinum í tí landinum tey eru í og kunnu tá vera við til at styrkja um teirra málførleika og har við eisini skilja betri teirra grannalond men alt eg alt haldi at her er nógv áhugavert nógvar áhugaverdar tilráðingar og hetta fer so í
til víðari viðgerð takk fyri takk fyri tær nakað viðmerki
ja takk eg púra samdur í hervurd polstóttur í meg hetta her við málinum hav brúkt nokk sonógva tíð í í útnorðraðog norðurandaráðnum at snakka um akkurát handan partin tí mann hevur sett tí ein týðiligan tein dens at tú er gingið sum hervurd eisini vísir á hervur polstóttur vísir á at hevur gingið tað skeiva vegin øh og tað hevur gingið tan skeiva vegin í heilataðið á okara landi atsu tá ið eg var hálvvaksin tá snakkaði øll rundan um har sum eg búði í vestur í bøvági øll snakkaði meira og minni í íslendskt tí tað hevði arbeiti í íslandi tann besti mátin at duga tað upp á er at mann arbeiðir saman og tí er háskúla møguleikin ein ín ein fín ír deg og og og tað er tað verður øgiliga fátasligt at at tá ið mann er komin har til at at alt skal fyri ganga á á eingindskum sum tíverri tendensurn eru til nú men men vist tey yngru fólkini sum sum nú hava kjansin sláa nokk so harðliga til so kann tað verða at at at vakna við ononkur landi má bigintur halda norðurlendsk
skeið
hervørt pólsdóttirgerð so væl takk fyri enn tað liggur ótrúliga stórt virði í samskifti og at vit kunnu samskifta við tey sum vit samstarva við og eg haldi tað tað er altíð vísti at tað er ein av teimum størstu styrkini í norðurlandaráðnum og er við til at fremja tann norðurlendska samstarvið at vit kunnu snakka á teimum norðurlendsku málunum at vit ikki fara yvir í enskttað blívur øgiliga fátakt við seg við seg grannakjór sum hava havt eitt stórt samstarv í ára tíggju skulu fara yvir í eitt heilt annað mál tí at mann ikki ger nokk av arbeiði til at at læra ungdómin grannamálini og eg kann eisini bara frá mær sjálvum siga tá eg byrjaði sum í ungdómsnørandi ráðnum at tað styrktist mín málførleiki eisini øgiliga nógv snakkast norskum svenskum donskum tað kundi eg ikki áðrenn upp á sama máta tí at mann eisini verður pressaður til at gera tað um mann ikki fer yvir í enskt men mann faktiskt tekur avbjóðingina sum hon er og eisini fær nakað burtur úr tí takk fyri

viðmerking frá siri stemberg ger so væl takk fyri hararar formaður ja eg haldi tað er viktigt við hesin her málførleikanum og taðhevur kanska verið ein av okra okra størsti fyrimunum í føroyum at mann hevur skilt eitt sindur í hvørfall av øll øllum gøllum grannalondunum tey seinnu árini hevur tað eisini verið soleiðis á onkrum norðurlendskum fundi at tú verið tosað enskt og tá haldi eg tað fer eitt sindur altso tað haldi eg r ordiliga keðiligt haldi oku muroynat halda fast við at hava tað á tí norðurlendska tí tað er eisini partur av okra felags samleika so tað er viktigt at mann eisini ger átøk fyri fyri at okur skilja hvønn annan tað er ótrúliga viktigt
á mn heldur fast í tíð takk fyri
har vóru pálsætur gjørt væl ja takk fyri ja tað at okkara mál líkjast so nógv sum tey gera í norðurlondum tað er eisini tað sum byggir lundarundir at okkurt samstarvi verður so gott og við sum mann fer yvir í eitt heilt annað mál tí at málførleikarnir byrja at vikna so so er tað jú ikki ein loysn uppá trupulleikan sum mann heldur seta inn soleiðis at at málið ikki verður ein trupulleiki longur í mun til ungdómsnráðið so hava tað verið røddur frammi um at mann skal fara at halda tessiónirnar á enskum tí tað kostar so nógv at hava tulkar til serliga finnar og íslendingar men tíbetur heldur mann fast í tí í norðurlandaráðnum eisini at mann heldur fast við heldur at hava tulkar so enn at fara yvir tað enska málið tí tá ber mann at traða burtur ein part av tí stóra
samstarvinum vit hava takk fyri ja takk síðan er tað bjarni í kárasund hesi sjón
fyri harar formaður vit vit viðgera ikki bara eitt men tvey uppskot til samtyktar um tilrárðingar frá norðurlandaráðnum frá tvey túsund ognítjan og tvey túsund og tjúgu orsøkin til at mann hevur bæði tvey tað er tí at tað var løgtingsval í tvey túsund og nítjan og tí viðgerir mann tey saman nú øh norðurlanda ráðið er eina sindur undarlig institutión øh tað er bæði eitt eitt norðurlendskt idial umtvørulandafrøðiligt samstarv á øllum samfelagsnivogum h men útá til kann tað eisini síggja út sum eini forgiltur kaffiklubbur av biokratum og akademikarum og tað er eit at fólk hava i sovorðið forstáilsi av tí at tað er nakað sum er pompøst og ikki so ræðuliga fólkaligt altíð men norðurlandaráðið og stovnarnir sum liggja undir norðurlandaráðnum gera nokk so nógv gagligt arbeiði áso at siga øllum samfelags økjum tað verður seg mentan tað verður seg vinnulív og tað verður seg gransking og so framvegis øh og tað haldi eisini sæst øgiliga væl aftur í teimum rekumentatiónunum sum eru í hesum her uppskotunum tað eru tað viðvíkur alt frá a til sett tað er millum annað at stovna ein norðurlendska filmskommissión tað eru resept innan fyri norðurlondum tað er barometur rundan um integratión og eg di kundi hildið áfram sjálvandi tá mann fær hesar her rekumentatiónirnar í einari sovorðnari pakkaloysn so so kann mann altíð finna okkurt sum erviðkomandi og eitt gott hugskot fyri føroyar og fyri norðurlond sum heild og so sjálvandi vera tað eisini altíð ting sum mann í í besta føri halda mann í besta fer heldur vera eitt sindur undarligt ella kanska eitt sindur sjálligt men tað velst um eygað sum sær føroyar hava havtein eini søguliga øgiliga birknan leiklut í norðurlandaráðnum tað hevur verið á eitt av teimum fáu multinationalu forðráðuni vit hava luttikið á langa langa tíð har sum mann diskuterar yvirskipaðan politikk yvir eina región sum er tann norðurlendska og tað hevur mann frá politiskari síðu altíð havt eitt stórt ynski um at gera og tað haldi eg eisini sæst aftur í tí at løgtingið hevur staðið saman ferð aftan á fer um at blivið sjálvstøður limur í norðurlandaráðnum tað er soleiðis í dag at vit eru partvíst umboðaði ígjøgnum danmark tí at helsing forsaktmálan frá nítjan hundrað og tveyoghálvtrýss hann loyvir ikki umboðan frá teimum sjálvstýrandi regiónunum men men kann bara hava mann kann bara hava umboðan um mann er sjálvstøðugt land sum sum tey fimm eru ísland norra svøríki danmark og finnlandi øh og tað hevur veri ein øgiligur kampur eg skal ikki fara so nógv ni inn í ta diskussiónina hana koma við taka eina aðru ferð men tað vísir eitt sindur hvussu villig vilji føroyski politiski myndugleikin er til at ingat skera seg í ta norðurlendska samstarvið eisini í í ungdómspolitikki sum hervur polsdóttir var eitt sindur inni á har er tað eitt stórt virksemi frá føroyskari síðu føroyingar eru øgiliga væl umboðaðir tá ið

er og so eisini tað sum kallast fyri unr ella ungdómins norðdisk rot har eru umboð frá øllum teimum politisku ungmannafelagnum í føroyum til staðar á hvørjum ári og vit eru altíð øgiliga væl umboðaði og har líkasum við hesum her rekumentatiónum sæ mann eisini ræðuliga nógvar forskelligar tilráðingar summarð av teimum eru nokk stuttligar tað var eg minnist tar var einaferð um rekomendatión um at vit skuldu fara til at eta meira billur og ein sektir og sovorðt so tað var tað kom eitt øgiligt orðaskifti burtur úr tí eitt sum eitt sum er nokk so óheppi ein óheppin gongd sum ikki er ikki er bert reserverað til ung fólk í norðurlondum men fyri sovuvit allastaðni tað e tað at vit eru farin øgiliga nógv at kommunikera á enskum og tað hevur sínar dygdir men tað er øgiliga keðiligt at tað verður gjørt pappikostning av tí norðurlendska málinum øll tey norðurlendsku londini hava eitt serstakt mál og málini líkjast hvørt annað tí tey deila sum rót og tað hevði verið øgiliga harmiligt um tað fór um tað fór fyri bakka og vit byrjaðu ikki at megna at kommunikera til hvønn annan longur á norðurlendskum mann kann jú til dømis ikki taka heilt fyrigivið at mann kann lesa tann tekstin sum stendur í uppskotinum tá hann stendur á svenskum gaman í líkist tað nógv danskt men tað er eingin garanti fyri at tein ýslendari megnar at lesa ígjøgnum hetta hesar rekumentatiónirnar føroyingar hava tíbetur verið so hepnir at teir hava megnað at skilt tey flestu málini í og við at mann liggur mitt ímillum í í málstammuni men eg havi lágt merki til til dømis at finnar hava natúrliga svert við at tosa skaninaviskt og íslendarar hava eisini stórar trupulleikar við tí og tað haldi eg eri øgiliga keðiligt vissu vit missa tann førleikan og tað haldi eg at mann má styrkja meira enn mann ger í dag

øhmann kann jú sjálvandi fara inn á her eru nokk so nógvar rekomendatiónir og tær eru øgiliga ymiskar men yvirskipaa veg hug til at siga at eitt av teimum fyri uttan tað kolturlívið og tónlistalívið og so framvegis sum verður ment ígjøgnum norðurlandaráðið so haldi eg at tað er øgiliga týdningarmikið ati at mann brúkar norðurlandaráðið til at fjerna markaforðingar til dømis at gera tað lættari fyri flytuføri hjá borgarum í norðurlondum ger tað lættari fyri útveksling av vørum og tænastum og kapitali og so framvegis og tað hevur norðurlandaráðið eina eina serliga nevnd til sum eitur grenshindroteft sum brúka nógva tíð og orku upp á tað tað haldi eg r ein av teimum øgiliga positiva tingunum við norðurlandaráðnum tað er mann kann næstan ímynda sær tá ið tá ið es var var meira enn fríhandilsum í jón enn tað var ein

sum tað kanska byrjari at vera í dag øh og mann sær eisini at til dømis vekstútvalgið tað hev tað fæst eisini øgiliga nógv við øslíkum forðingum og eg haldi at eg eri gagligt fyri ll øllum tí norðurlendska økinum at mann brúkar nógva orku upp á at taka burtur markaðforðingarnar bæði so so hitt sum eg haldi eisini er er interessant at diskutera tað er í hvønn mun føroyar kunnu brúka norðurlandaráðið framhaldandi sum eitt forðrum til at loysa tær avbjóðingarnar sum ganga tvørtur um landamørk serliga seri ljósunum av at vit føroyar sum ein partur av tí arktiska økinum og og og norðurlond sum ein heil región í tí arktiska økinum saman við norðuramerika og sibiria í russlandi at vit hava nakrar felags avbjóðingar sum krevja nakrar loysnir sum ganga tvørtur um landamark har hugsi eg kanska serliga um til dømis innsatsin innan fyri sorcem weskeo tað maritima økið tað at halda arktiska øki dmilitarisera og og syrgja fyri at tann arktiska menningin verður burðardygg í paralell við at mann eisini megnar at gera vinnuligt virksemi í økinum tað haldi eg er ein ein sgyltur møguleiki at brúka norðurlandaráðið til men eg eri øgiliga forharmaður um at at føroyar eru so angaskeraði og nú hoyrimain tá frá sambandsflokkinum at teir evu viljaeru til at rinda fyri út nakrar útreiðslur norðurlandaráðnum men men hava kanska vit hava ikki ta umboðanina sum vit eiga at hava og tað hevur verið ein meginregla at gjald og vald fylgist at tann kampurin haldi eg slettkiki er liðugur enn øhnú hevur mann tapt nakrir kampar men mann kann framhaldandi blíva við við at royna at fáa norðurlandaráðið at síggja virðið í at føroyar er ein sjálvstøðuslimur í hegforsáttmálanum eg haldi ikki at tað er so nógv norðurlandaráðið sum er forðingin eg haldi tað er kanska fyrst og fremst danska rigeringin og og grundlógin sum er havti um beinini sum vit mugu rista av okkum eg havi ikki so ræðiliga nógv at leggja afturat hesum her harra formaður hetta fer so í uttanlandsnevndina og fer so at fáa eina viðgerð har
og tað var tað sum eg hevði at siga um hetta málið takk fyri ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið so er orðaskifti endað og hesi bæði málini verða beind í uttanlandsnevndina til víðari viðgerð vit koma so til tað seinasta málið sum skal viðgerast í dag otað er so tað er tingmál nummar hundrað og seytjan til fyrsta viðgerð uppskot til samtyktar um fíggjarpolitisk regluverk so biða um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað jakub mikkelsen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyri sambandsflokkin magnus rasmussen og fyri tjóðveldið siri stenberg og ruttvang fyri framsókn fyrst fær
jákup mikkelsen orðið ger sovæl takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá framsókn til samtyktar um fíggjarligt fíggjarpolitiskt regluverk og uppskotið ljóðar soleiðis løgtingið hoytir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um fíggjarpolitiskt regluverk síðani eru áhugaverdar viðmerkingar skrivarar til uppskotið harra formaður og eg má siga at tað sum ein og hvør stjórn átti at sett sær fyri er at at hava eitt vist ans varksemi og og vísa ábyrgd fyri tí stóra ábyrgd er at atstjórna einum landi og at tryggja at at búskapurin og ltey fíggjapolitisku viðurskiftini eru í lagi og at tú hevur ein vøkstur tú hevur ein stabilan búskap og sovíðari og tað eru so øgiliga nógvir ymiskir tættir sum eru knýttir at hvussu búskaparstøðan og hvussu búskaparligu útlitini eru og tað eru tey ting sum ein stjórn kann gera nakað við og tað er eisini viðurskifti sum ein stjórn kann verða atvoldin til kanska sum ganga á skeivar vegin vit hava til dømis eitt klassiskt dømi um tá ið vit koma út í ringar tíðir eg minnist ikki um um tað ikki var tá ið fíggjakreppan kom og vit hava havt eitt dømi eisini fyrr har ið tað nokk tað fyrra kreppan vit høvdu har ið mann valdi at bremsað upp og gera stórar sparingar og trýst á bremsuna og tað faktiskt bara forverraði støðuna meðan tá ið vit høvdu ta borgarligu samgonguna í frá tvey túsund og ellivu til tveyúso fimtan sum hevði eina stóra avbjóðing at byrja við við einu halliga fíggjarlógini upp á umleið seks hundrað milliónir tá valdu tann borgariga samgongan at føra ein politikk har ið mann royndi at halda aftur við útreiðsluvøkstrinum tað vil siga at mn mann gjørdi ikki sparingar mann trýsti ikki á bremsuna so harðligani at vit loyvdu at útreiðslurnar vuksumevn tað sum vit gjørdu meiri burturúr var at at fáa inntøkurnar at vaksa og eg trúgvi at sjálvt um tað verður sjáldan tikið upp á tunguna í dag so var eitt av teimum allarbesta átøkunu vit gjørdu tá tað var at gjøgnumfóra flagskattin flagskatturin gjørdi tað at tað loysti seg at arbeiða fólk fingu hug til at gera ein eyka innsats uttan at verða sligin á fingrarnar av skattarokningini og eg eri sannførdur um at tann vøksturin sum kom í okkara búskap
eftirfylgjandi hevur gagnað okkum stórliga í árinum sum komu ikki bara við tað at í teimum árunum so fór hallið frá seks hundrað milliónum niður til kanska ja út ímóti eini javnvág tað vóru nakrar fáar milliónir kanska íta vit løgdu frá okkum og so tók undanfarna samgonga við og yvirskot kom og tað vaksu tað vaks og so endaðu vit úti í hesum koronatíðum sum sjálvandi hava verið ein avbjóðing men vit mugu siga tað at vissi mann lurtar eftir tí sum búskaparráðið hevur verið ført fram í dag so hava vit fingið eygliga góðan karakter har ið ið vit kunnu staðfesta út frá hvussu tí sum kom frá búskaparánum at búskaparstóðrin í føroyum er góð tað eru nakrar avbjóðingar men vit hava til nógv parametur sum síggja gott út lágt arbeiðsloysi og vit hava ikki hnta særa skuld sum sum nógv onnur lond hava og tað kostnaðurin av tiltøkunum í korona hevur volt okkum er ikki so ógvusligir sum so øgiliga nógv onnur lond og vit hava honterað ta kreppuna upp á ein ógvuliga góðan máta so vissi eg skal siga sum er so er tað absolutt ikki soleiðis at vit ella nøkur onnur samgongu eru feilarfrí at mann ikki kann koma at taka skeivar avgerðir ella avgerðir sum kundi verið tiknar sovorðið betri men vit hava vit eru lítil samfelag men vit eru øgiliga rík vit hava ein livifót sum fálond í heiminum havast betri og vit hava eitt væl útbygt samfelag bæði tá tað kemur til samferðslu tá tað kemur til infrakervi av øðrumslag tá tað kemur til sosiala skipanir til tbúgvingaskipan til heilsuverk og svíðari mám má siga tað at at kunna vísa á at vit hava eina so lita góða búskaparstøðu og ikki sórt hæll í stórum og avbjóðandi tíð so haldi eg at mann kann seta spurninartekkin við er tað akkurát tað rætta at seta eina lóg í gildi sum blívur ella kann vera ella umfata sum ein spennitroyggja yvir tað politiska systemið sum kanska ikki fær vekast nakað serligt eg eri eg hugsi eitt sindur um er grundleggjandi tað sum verður skrivað í viðmerkingum er ógvuliga positivt og tykur má taka undir við men spurningurin er um hvussu er so leingi sum fólkaflokkurin og ein borgarlig samgonga hevur sitið íð valdið um tað ahvat er neyðugt um tað er tað verur neyðugt at gera hetta vissu framsókn kemur framat tað veit eg ikki enmen eg haldi at vit fara so at viðgera etaher málið í í fíggjarnevndini og diskutera tær so fáa taið at síggja vus
sleiku ferð takk fyriharra formaður ja takk so fær bjarni hammer orðið
vælja takk fyri harra formaður og okur viðgera sum sagt at uppskot til samtyktar um frá framsókn og í síni heild so so eri okur positivt fyri fyri tílíkum uppskotum mann kann siga fíggjarligt haldføri tað er tað er eingin ivi um tað at tað er eitt av teimum heilt stóru strívsmálunm hjá framsókn og tað sum ta er eittannastað føra nógv á sínani nógva sínum politikki við at tað fíggjarliga skal vera haldført áðrenn hon mann fer í gongd við eitthvørt sum krevur útreiðslur tað sum er sum verða víst á av viðmerkingnum millum annað tað er tað at tað føroyska samfelagið hevur verið í upp og niðurgangstíðum millum annað kannmann siga at útreiðslurnar hava verið størri enn inntøkurnar líka frá tvey túsund og átta vit skulu bara taka líka fram til nú fór uttan tá ið undanfarna samgonga sat frá tvey túsund og sekstan til nítjan tá vóru so inntøkurnar munandi størri enn útreiðslurnar hetta her uppskotið snýr seg millum annað um at visti at tú skalt leggja tær langtíðarætlanir í samband við útreiðslur í sambandi við íløgur og tær skulu halda í staðin fór at gera tað yvir eitt ár so kann mann strekkja tað yvir nøkur ár og so kanst tú velja um tú kanska brúkarr ella kanska gera nógvar íløgur eitt ár ella tú og so kanst nei minni íløgur eitt ár og kanska nógvar íløgur eitt annað ár til dømis vissi ein eykajáttan kemur eittannastað kemur fram ein dag jamen so skalt tað eisini vísa á hvar skulu hasir pengarnir koma soleiðis at tað er ein uloysn útreiðsluneutralt sjálvt um okur hava tað gott í føroyum eg hava havt tað eg haldi at tey sum siga at mann ikki hevur tað heilt gott í føroyum tað er oftani oftani er tað ikki altíð men oftani eta smálutur man genjast um tí tí man hevur tað kanska í so gott hetta her uppskotið sum sagt eg nevndi at til dømis visti tú velur at hækka útreiðslurnar til dømis vist tú ætlar at geva ein skttaløtta skattalætta til tey laksløntu til miðalløntu jamen so skuldu eisini ininntøkurnar koma aðrastaðni frá so skalt tú eisini taka inntøkur til dømis kundi mann sum sagt at okur ætla at lækka skattin jamen so ætla okur kanska við hinari hondini at kanska hækka tøkugjaldið avavav laksi tað skuldi kanska eisini veruliga at hækka tí tað er sjálvandi nakað væl læðri í mun til hvat tilfeinsgjaldið sum landsstýrismann ætlar at koma við og tað sum er nú í mun til kiloprísin á til dømis uppsjóvarfiskir tað er nakað sum tð her snýr seg um at lekkat hekka tú eina útreiðslu jamen so skalt tú hækka eina inntøku eisini aðrastaðni

altso útreiðslurnar skula vera fíggjaðar og tað er eisini politikkurin sum javnaðarflokkurin stóð fyri seinasta setivu taðer tann politikkurin okur standa fyri nakrir flokkar enn og tí má so men mann kann um mann kann so eisini siga at mann má eisini seta tann kritiska spurningin ella kanska tann ja ironiska kaska mann kalla tann spurningin men loysir tað seg at føra ein skynsaman fíggjarpolitikk loysir tað seg at vera at at haldføri skal vera fyrst fíggjarligt haldførið fyrst loysir teg tað seg at spara upp loysir tað seg at hava stór yvirskot áðre um ár

tá ið tey høgra venda hesar borgarligu flokkarnir sum sótu millum annað frá frá ellivu til fimtan og so aftur nú og og eina eitt sindur afturat frameftir so hava útreiðslurnar vera størri enn inntøkurnar tað hevur verið undirskot sjálvsagt at tí sama hvørt ár og so kemur ein eini meira vinstrahølli stjørn til sum hevur havt yvirskot fimtan ella sekstan seytjan átjan og nítjan har sum nítjan komu út við einum yvirskoti uppá gott fimm hundrað milliónir sjálvt um mann kann siga inntøkurnar hækkaði jú men okur endaði skeiðið við einum yvirskoti upp á eina komma fimm milliard

so kann mann siga og meðan øll hini øllivu til fimtan undirskot tjúgu einogtjúgu undirskot og so víðari so annmann siga betalir ikkiat spara upp altso skal mann hvussu nógv skua mann kann siga okurt spara upp skuldi so spara upp eina puðju fylla pengar eindar bankan til teir borgarligu flokkarnir koma aftur og brúka hallarpengarnar altso millum annað tann fyrsta mann gjørdi tað hevði nokk ikki verið gjørt trúgvi eg harra formaður vissæ mann visti av koronastøðuni mann fór út og so tað sigur mann at fiskivinin skal betala hundrað og fjøruti llónum minni beinanvegin og hvat hendir inntøkurnar minka kemur mann út við einum dundrandi dundrandi undirskoti og sjálvandi korona eigur sín part að e eingin ivið um tað

hvussu hevði mann hetta er tað sum mann smakkar um hevði mann kanska kunnað gjørt nakrar loysnir og nakrar avtalur kanska við allar flokkar sum mat sigur tað at tá ið kanska tað borgarligi kanska ikki eg sita við stjørn næstu ferð og tær meira minstr at hallar klokkarnir koma til at vistu ikun klára at spara tvær milliónir milliardir upp tað er eit fínt mál at seta seg tá mann kláraði eina komma fimm miliard síðst kunnu tykur so lova okum at tykur ikki brúka allar pengarnar beinanvegin kann mann gera sovornar avtalur eg veit ikki vit ivist tí eg ivast tí tað vísir ikki at søgan er øgiliga týðilig spara upp borgarflokkar koma inn brúka meðan teir sosialu flokkarnir dáma gott kur at halda at mn skal geva skattalætta tað halda okur men mann baða siga tá eg dámar at brúka pengar er tað at brúka pengar at geva fólki meira pengar at brúka í føroyska samfelagnum altso øll altsu e meini tey láglántu miðalløntu tey brúka næstan allar sínar pengar í føroyum illa at velja mann at geva teimum lallarríkastu enn o meira pengar seinasta skattalætti tann heilt vyr ta heilt ríki sjálvandi tað eriki so fá sum tjena so nógv eg haldi as tú kenti tríggjar ela fýra milliónir james so fekst tú tað var tað átta til tíggju túsund eyka um mánaðin í skattalætt tað eru átta tíggju túsund krónur at fara beint inn í uppsparingini meðan tey lágløntu miðalløntu tað fór út at forbrúk tað fer út til samfelagið aftur tí tær lønirnar eru sjálvandi so mikið væl men nokk um tað sum heild heta er eitt skilagott uppskot heta er tann politikkurin ein politikkur sum mannvisti ann kann visti mnn kann so skal mann royna at føra ein tílíkan politikk at útreiðslurnar eru eru tryggjaðar við øðrum inntøkum aðrastaðni frá soleiðis at mann kanska fer lagt pengar til síðus til ringar tíðir millum annað nú og sum sagt okur fingu lagt eina komma fimm milliardir burturav sjálvt mann gav gav skattalættar og tað er so væl so burtur næstan beinanvegin men eg haldi ikki at mann skal bora meira í tí uttan tað at mann noyðist eitt annað stað at at royna at fíggja so gott sum mann kann tær útreiðslurnar sum mann hækkar tí raksturin tað vita okur av altso ð er ikki bara hendan samgongan eisini men men men gott nokk tan tað taðn fyrsta rakstrarhækkanin var haldi eg sjey komma fimm prosent ella sjey prosent men hon hevur so minkað aftur nú til tvey túsud og einogtjúgu tað e eingin ivi um tað sær betri útmen mann má royna og ansa eftir at ikki at bara hækka hekka útreiðslurnar uttan mann kemur við einum svari upp á hvørja inntøkurnar koma frá og tað er haldi eg tað sum tað haldi eg mann kann siga yvirskriftin í hesum her uppskotinum frá framsókn er fíggjarligt politiskt regluverk soleiðis at haldføri e lað fíggjarliga skal tryggjast so illa so eg ivist í at at tað er so svarthvítt at tað ber bara til altíð tað ivist eg stórliga í men meiningin er góð vi tí og mann kann so stremba eftir at koma so tætt upp á tað sum møguligt øllum førum visti mann skal varðveita vælferðarsamfelagið sum tað er í dag so noyðist mann at hava fíggjarpolitikk sum sigur at ansa eftir útreiðslunum fá tær inntøkurnar sum mann kann uttan at køva ov nógv tað er eisini ein so tað hvar er balansan hvussu nógv kannmann taka inn í mun til hvussu nógv mann gemur út og tað er tann grensan sum er hárføvud bara mann hevur hægri inntøkur enn útreiðslur jamen so havi eg tað gott í føroyum oku kunnu leggja til síðus vera sterkt sterkan fíggjarligan sterkt fíggjarligt haldføri tað er gott og tað er javnaðarflokkurinsera positivur yvir og okur eisini positivur fyri hesumher uppskotinum her og tað er ein kjansur fyri ateg at okur taka undirvið tí
takk fyri formaður
jang viðmerkingtakk fyri ja tað nú settrøðarin spurnar tekin við hetta her um tað altíð eydnast og tað hevur hann jú púra rætt í altso vit vistu vit hyggja eftir reglunum sum hann hevur í es høpið so síggja vit jú at nøkur lond kanska serliga suðuríeuropa sjálvt um tey hava hetta regluverkið so so loysir tað ikki uppgávuna í sær sjálvum tann politiski viljin skal til og tá haldi eg nemiliga at visti tú hevur eitt regluverk at halda teg til so er tað tann besta kombinatiónin tað sum er so synnarligt at visti mann bara letur tað flóta fíggjarpolitikkin so er tað jú komandi ættarlið sum koma at rinda rokningina og tað er onkursvegna ikki rætt óðansæð um hann er til vinstru ella
til høgru fíggjarliga takk fyri
ja takk fyri harra formaður ja tað passar sum rutvang vísir á tað er gott at hava regluverk og royna at koma so tætta upp á tað sum yvirhøvur møguligt men kunnu ikki gloyma tað okur hava eitt fantastiskt samfelag tað føroyska samfelagið sum tað er at vælferðarsamfelag sum er óalmindiliga dýrt at reka og inntøkurna mínnu a koma onkrastaðnis frá fyri at kunna fíggja tað og har er tað tann gylti millumverurin hvussu klárar mann hvussu klárar mann at fáa nokk av inntøkum uttan at køva for nógv sum kann fíggja útreiðslurnar í vælferðarsamfelagnum tað er spurningurin og tað er ein loysn sum ikki er bara bara fá ap á pláss mene mene millum annað kemur kemurformanrin í fíggjarnevndini upp aftaná og hann hevur uttan ivað eisini eina loysn upá tað takk fyri harra
ja takk fyri so er tað magnus
er hað var heilt fantastiskt at hoyra altso hann brúkti meginpartin av tíðini at at tosa um hesa samgonguna ogg og hvussu hopsleysu haam eru g og hvussu væl tey kláraðu tað seinast eg má líka nevna tað at frá tvey túsund og ellivu iltvey úl g fimtan tá vóru undirskot ja men undirskotini minkaðu og minkaðu og minkaðu og vit vóru næstan komin upp á nullu tá eð væl var og tá tóku onnur yvir og tað var ein øgiligur búskaparvøkstur í hesi her árini sum undanfarna samgonga sat og tað var yvirskot og tað gleddust vit og gleðas sit um almikið hatta er bara veruleikin og so hendi tað at vit koma til ræði aftur og vit verða rakta koronu og vit sum hava verið uppi í norðurlandahúsinum í dag og hoyrdu sið búskaparráðið greiða frá so haldi tað eg mangt mangt sum bendir á at vit hava gjørt heilt ótrúliga nógv rætt men hygguman eftir botnlinjuni so er hon ikki pen tí tað er minus so hyggur mann bara eftir eykcalerkinum ella bara eftir rokniskapinum so sær tað ikki gott út frá ellivu til fimtan tí tað vóru negativt tøl men fylgi man við so gekk tað uppeftir undanfarna samgonga hon kláraði tað fínt hon hevði eitt stórt yvirskot og taka vit við aftur og verða rakt av einari alheimsskreppu og fáa at vita í morgun uppi í norðurlandahúsinum at ja tit hava veruleikanum gjørt tað ordiliga gott nei eg hugsi het hr við politiskum retorikki altso tað er heilt ótrúligt vat mann kann fáa ymiskt burturúr men hatta er líkasum fakta tá vit koma til heta her uppskotið til samtyktar sum er frá frá framsókn fíggjarpolitisk regluverk fíggjarpolitiskt tað vita vit ør øll regluverk tað vil siga nú skal mann seta nakað í sistem og vissi eg hugsi um vit hava nøkur system altso vit hava fíggjarkarmarnar sum leggja tðer fimm ár fram hendan samgongan hevur so klárar tað eisini sum at búskaparráðið nevndi er viktigt tað er at mann leggur eina langtíðarætlan vit hava lagt eina tíggju ára løguætlan vit hava ikki lagt enn fyri raksturin tað tað skuldu vit nokk arbeitt meira við men tað vil siga at vit hava lagt eina eina langtíðar løguætlan við sirka fimm hundrað milliónum um árið tað segði búskaparráðið eisini var skilagott at mann hevði líkasum hevði tað rímiliga javnt sum stendur allarfyrst í viðmerkingunum at framkomin lond sum vit vanliga samanbera okkum við hava øll lógarverk sum seta karmar fyri landsins førda fíggjarpolitikk og so líkasum liggur í tí at tað hava vit ikki men sum eg sigi vit hava hasu fíggjarkarmarnar og vitlegjdi langtíðarætlanir og tan samgongan kemur til so setir hann setir hon sær síni mál longur niðri stendur ati manglandi lógarverk á hesum øki letur í alt ov stóran mun upp fyri møguleikar at føra ábyrgdarleysan fíggjarpolitikk tað tað kundi kanska vera ymiskar meiningar um hvat er ábyrgdarfult ella ábyrgdarleyst altso eg man hugt eftir tølunum og tekur retorikkin hjá bjarna hammer so h vóru vit ábyrgdarleys frá ellivu til fimtan og eru ábyrgdarleys nú vissi man hygur eftir tølunum so havi eg hug at at fara eitt lít sindur víðari eg hugsi bara onkrar viðmerkingar til

so stendur nakað um at inntøkurnar hjá landskassanum sveiggja við konjekturunum tað er ein staðfesting haldi sum er púra roytt meðan útreiðslurnar tær eru rættiliga javnar ella meira fortriðiligar tað sum eg hugsi við hesum her tað er tað at tað stendur fyri tað fyrsta er londunum álagt at seta í verk og halda fíggjarliga politiskt regluverk og settar í gildi við bindandi áseting tað er hatta sum eg líka sum hugsi um og sum ikki kenni nóg mikið til sum vit fara og viðgerða í fíggjarnevndini tað er hetta her hvussu bindandi er hetta her ha og hvussu bindandi eiga vit at lata tað vera og tá eg veit ik um tað jáku mikkelsen sum var ei lísindur av hesum her um tað blívur ein so ein spennitroyggja ha tað haldi eg faktiskt nokk so interssant diskussión hetta her við langtíðar løgætlanini v vit leggja hana eftir bestu sannføring men vit vita tað at vit leggja hanna í tíggju ár tá ið vit eru komin eitt sindur so kanska at tað verður tillagað og eg eri bara eit lítið sindur líka sum spyrjandi vifrihesum her at um tað um tað kann blíva í so stramt

hesi atlit verða tikin við bindandi ásetingum um fíggjarætlanina og útreiðslustøðið hjá tí almenna goyranum tað er líkasum hatta har sum eg kundi gott hugsað mær at fingið eitt sindur meira at vita um og og tað fara vit líkasum í fíggjarnevndini hvussu hugsar mann hetta her hugsað mær tað simpulten sum eina lóg sum sigur hetta og hetta kann mann ella so so langt kunu vit strekkja okkum og so er tað fleksibiliteturin innií har eitt sum verðu nevnt her og og tað er tað at mann burdi havt kommunurnar við tær hava jú in stóran búskap og eg kann faktiskt fylgjiist hir at mann tekur tær ikki við í hesu syfti tað almenna altso landið hevur roynt at fingið kanska eina avtalu ví kommunurnar um løguætlaninir soleiðsnar atlíkasum samanfinna tað eitt sindur og tað hevur ikki ikki eydnast og tí heldur mann at kanska mann tekur tað tað út um og og og tað kann eg gott fylgja at tað er eitt sindur einfaldari visti mann ger tað hetta her faktist eitt áhugavert uppskot sum sum vit fara sjálvandi at viðgera í fíggjarnevndini men tað sum tað sum eg eri fokuser mest uppá tað er hvussu bindandi skal hetta regluverki vera og at vit fáa upplýsingar í fíggjarnevndini kanska hvussu bindandi er tað í teimum londum við samanlukku okkum við tað haldi eg eri sera áhgugvert hetta skal áa eina góða viðgerð í fíggjarnevndini ein
ivi um tað takk fyri
so e ta bjarni hammer sum fær eina viðmerking atakk fyri hara formaður ja tað er eingin ivi um at formarin á fíggjarnevndini sum formaðin á fíggjarnini sigur at tað bleivu tikið nøkur ógvuslig stig seinastu altso seinastu seinastu søtun fór ellivu fram nøkur heilt ógvuslig stig sum sjálvandi stór mótstøða varvar ímóti áðrenn g haevur ringa eisini frammanundan so kanska kanska tey vórðu neyðug nógv av teimum stigunum sum gott nokk eg sjálvi er harðlig ímóti teimum synum sumvórðu tikin men tað vórðu tikin og tað bleiv broytt eitt sindur men men nakað av tí sumsum magnus rasmussenvísir á tað er nemliga tað við hesum her uppskotunum her hvussu bindandi kann tað vera ber tað til at mín je tað kann vera bindandi men tað má vera bindandi tilvíst tí tað ber ikki til at binda eitt eitt stýri niður í nakað sum tí tíðirnar eru sum ella samfelagið er tíbetur so fjølbroytt at ting broytast einki statiskt at mann má hava eittlannaðstað ei men til eittannaðstað
men men tað vísi kemur kanska
ja takk fyri harra formaður ja ja tað eri tað er líkasmætta sum eg havi tosað eitt sindur um tað er hvussu hvussu bindandi skal eitt sor regluverk vera eg síggi væl at mann lesur viðmerkingunum at tað eri nakað fleksibilitetið altso er tað innan fyri hvussu keg má siga eina rammu at mann kann ella og so tað ma lesur onkrasum setningunum so so ljóðar tað altso tað er bindandi ásetinguna og tað eri líkasum har eg hugsi rtað tað tað skorar eitt sindur mínum mínum oyrum men so vera tað bindandi ella syndurbindandi altso er kent til bindandi ella er tað ikki bindandi altso kann mann vera nakað mitt ímillum har tað e tað er tað er meira tað so tað tað fara vit taðat hyggja nærri uppá ífggjarinar takk fyri

ja so fær ruttvang eina viðmerking gersu væltakk fyri jat nú havi eg hugt nokk nógv til danmarkar í fyrireikingina av hesum lógaruppskotinum og og vissu vit hyggja eftir danmark í dag so vita vit jú at har eru útreiðslurnar farnar til himmals so nógv ógvusligari enn enn tær eru her í í føroyum og tað eru jú eisini bara greitt tekin um at sjálvandi eru umstøður har sum mann er noyddur til at síggja frá reglunum so sjálvandi og annars er tað altso hetta er hetta er bara eitt yvirskipað uppskot frá okkum hvørki bjarni kárason ella sjálv eru eru national økonomar so hetta er skal meira vera sum ein sovorðin íblástur til tey sum veruliga hava for
strandbarn takk fyri
magnus rasmussen ger su væl ja takk fyri harra formaður ja tað tað er akkurát hetta her at vit kundu havt eitt eitt sovort regluverk og visti tað var ein lóg sum varð bindandi og so knapliga renna vit okkum í eina koronakreppu eina alloymskreppu ha tað kundi eisini tað var fyrinøkrum árum síðan fíggjakreppa altso hhvar hvussu bundin er mann tá tað sigur seg sjálvt og og sum ruttvang eisini vísir á til dømis í danmark og visti t til dømis hava tí usa so so okni eg tay eru teyr farin upp aftur víðari við út um eittsór regluverk ha so men at at líkasum til íblástur og at fáa lýsta efti her málinum nærri tað tað varður
háðarvert takk fyri ja so er tað siriyí stemberg sum fær orðiðger so væl
hetta her uppskotið hjá framsókn sum eitt ynski um at mann fær karmar fastar karmar um okra fíggjarpolitikk soleiðis at okur ikki fáa so stór útsving í búskapinum so tað er nakað við at hava ein stabilan búskap sum ikki ger tað at mann til tíðir skal bremsa ógvusligt upp og aðrar tíðir kanska gara meira út men at tað verður meira javnt og tað er væl eisini tað sum okur eru øll eru best kent við korona er sjálvandi nakað serstakt og tí kann mann ikki ordiliga brúka hatta seinasta árið sum nakað men annars tá ið mann sær burtur frá tí so má mann siga at vistmann hyggur yvir nøkur ár so hava okur havt ein sera svingandi búskap htevur gingið øgiliga upp og niður og fyri at brúka orðini hjá forkvinnuni og framsókn so hevur hon ofta tikið til heta her við at tað er bara at tað kemur eitt sindur annað up á hvør hevur vaktina akkurát tá ið tað er gingið galið og tað er valn tað man vil fyribyrgja við at fáa tingini meira stabil og tað eru okur púra samd við hennií vist okur hyggja eftir støðuni í løtuni so haldi eg at øll vita ati eisini um mann trekki korona frá so hevur tað verið ein øgiliga vaksandi rakstur og tað haldi eg at at mann hvørfall eigur at hyggja uppá æ kristina háfoss tá hon sat við fíggjarmálum tá arbeiddi hon faktisk eisini nokk so nógv við hesum her og hevði hevði faktisk somu tankagongd sum eg haldi liggur í hesum her uppskotinum og til dømis varð samstarv tikið upp við kommunurnar fundur og tað varð eisini tikið samstarv upp við ymiskar stórar stovnar sum sev og onnur og tá var tað serliga í mun til at øll ikki fóru at hava byggivirksemið í senn altso at mann fekk javnað út upp á einannan máta men tað sum upprunaliga eisini var tankin tað var at fara inn og tosa um at kann man hava einaðra semju um at mann ger onkra konjukturlóg tað var eitt sindur eitt sindur tað sum lá aftan fyri og tað er sjálvandi ótrúliga trupult at gera men tað er eitt ræytt prinsipp at hugsa tað er púra samd í tað sum bleiv eitt sindur trupult tað var akkurát sum ja men hvussu kanst tú stýra akkur sum út í kommunurnar og hvussu skal ein kommuna kanska verða lígd í bond tí at grannakommuna byggji skúla skal he so einki kunna gera g sovorðum tað bleiv akkurt sum sovnar diskussiónir men tær eru eisini neyðugar at taka visti mann vil hava ein meira stabilan búskap og so var tað sjálvandi eitt her við ikki at gera seg inn á kommunala sjálvræði so hetta her er er hettar eitt gott uppskot men eg dugi gott at síggja at tað eisini kann reisa nakrar spurningar tá ið esta ereitt sindur ymiskt hvussu mann leggur fíggjarpolitikk til rættis eg haldi eg kann siga at at okur framdi ikki nakað ófíggjað tá okur sótu tey sumulu vera samdur í tí sum okur framdi og ikki men eg haldi alt var fíggjað at síggja tað og ynnsíggja tað at mann má hava haldføri í búskapinum tað er nakað sum átti at verið púra ein púra sjálvfylgiligheit í øllum tað er eitt sindur sama prinsipp sum tái mann snakkar um um náttúru og alt annað at tað skal vera burðardygt í tí her skal tað bara vera burðardygd í búskapinum soleiðis at tað er nakað sum rukkur yvir ár og ikki ger tað at at mann kemur ikki í óføri tí mann hevurbrúkt fyr nógvar pengar fleiri ár fram og tað er sjálvandi rætt at hava tá ið okur framdi okra pensjónsnýðsskipan tá bygdi hon faktisk á tað at okur skuldu gera eina pensjónsniðsskipan sum kundi gera tað at okur fingu ein meira haldføran búskap tað var faktiskt ein av grundgevingunum aftan fyri akkurát teimum átøkunum sum blívu framd og har kann mann so siga tíverri at tær broytingarnar sum blívu framdar aftaná gjørdu seg faktisk inn á haldførið og tað er sovorðeg sum eingin tímir ordilig at snakka um men tað er ótrúliga viktigt tá ið forskattingin av pensjónunum bleiv framd mann eisini setti hetta her gjaldið ella tvunna eftirlønargjaldið inn tá haldi eisini mann mann kundi seta spurnartekin við hettaher við haldføri í búskapinum tað var hvussur nógv sum vísti á tað at tá ið mann hyggur eftir demografiini framyvir og sær tað at tað blíva fleiri og fleiri fólk sum eru eldri og visti tey so ikki skulu betala skatt av sínum pensjónum tí hann er longu tikin frammanundan er hvussu fer mann so at hava ráð til at fíggja vælferðartænasturnar framyvir tað var eisini ein av grundunum til at okur lekkaði ta tvunnu pensjónsuppsparingina niður í tólv soleiðis at og hekkaði samhandsfasta soleiðis at meiriskattur fylgdi við fólki so tað var eisini kann mann siga eitt haldførosligt atlit sum bleiv tikið sjálvandi skal mann hava ábyrgdarpolitikk sum eisini strekkur seg strekkir seg yvir ár og tað er nokk har eg haldi atokur hava eitt slag av einum veikleika í okra skipan tí okur hava karmar og so hava okur fíggjarlóg og okur hava ikki so øeliga nógv annað men okur hava eina rúgvu av tingum sum eisini liggir uttan fyri alt tað og og hvussu fær mann so eitt ordiligt samlað bílat og visti mann hyggur eftir kurmunum og so eftir teimum fíggjarlógunum sum so koma tá y árini eisini verða gjørd upp so altso eg veit ikki um tað ver nakkrantíð hvr hilgdi í mínari tíð altso áttað er líkta ein ætlan men tá ár er so farið so so kemur altíð okkurt óforsett otað er væl eg sagkit nattur kanska nokk so almindiligt men men onkuntíð tað rættiliga stóra útsving okur hava í dag hoyrt búskaparráðið leggja heina frágreiðing fram sum vísir at okur eisini hava nógvar styrkir í okkara samfelag men eisini vísir hvussu svingandi tað hevur verið tað yvirskot til eita undirskot og tað er øgiliga tað kn tað kann svinga øgiliga skjótt frá ár til ár so okur hava sárbaran búskap tað haldi eg eisini nókkur munna siga og búskaparráðið hevur eisini fleiri ferð víst á serliga ett her við at okur hava ikki ein haldføran búskap at tað er neyðugt at gera nakað serliga við við tað at okra demografi broytist so nógv eisini tað fólkatalið veksur til dømis tað at heilsutænasturnar koma at kosta meir tað tóku okur faktiskt eisini inn og gjørdu eina framskriving tað eina ári í mun til at demografiin var so nógv broyttað vóru nógv fleiri eldri tað var faktiskt haldi eg vara eitt gott átak ag bleiv gjørt akkurát í mun til tað men her eru ting sum mann má hyggja eftir upp á ein nógv longri banna enn bara hava karmar og fíggjarlóg so upp á tann mátan geva hetta uppskotið góða meining sjálvandi skulu okur hava haldføran búskap tí at okur ynskja eittstabilt samfelag tað er væl tað tað gongur út uppá og meira haldførur tú er frælsari kanst tú væl eisini vera og okra endamál eisini sum flokkur er sjálvandi at okur skula vera eitt sjálvstøðugt land so okur hava alla orsøk til at halda fast í at at okur skulu hava ein góðan og sterkan búskap og tað haldi g øll hava óansað hvørjar intentiónir tey ellars hava sum munnu l ganga inn fyri at at mann svarar hvør er sítt og ikki kemur í búskaparligt óføri so eg haldi at taðer eitt spennandi uppskot eg dugir gott at síggja at tað eru nakrar vansar við tí sum eru eitt sindur truplur men eg haldi her er nóg gott í og eg hopi at tað fær eina góða viðgerð í fíggjarnevndini situr eg ikki har men
tað ivist eg ikki í at tað fer takk fyri
ja takk rutte vang eina viðmerki takk fyri seinasta valskeið fingu vit hvussu er eina konjunkturjavnandi skipan í búskapagrununum sum nú nevndi siri steinberg kristina háfoss sum hon millum annað varð varð stigtakari til og saman við kirkjugrununum er búskapagunnurin stórt sær einasti konjunkturjavnandi grunnar vit hava í føroyum og sjálvandi longu nú er hallið so stórt so at at tað tað hevur ikki ordiliga tað yngstu effektina í løtuni men vónandi kemur hann aftur at hava sína
hava sín virkna takk fyri
maður ja mann kann siga at at tað var ótrúliga rætt at gera at mann fekk sett pengar til síðus tí at tað vísti seg eisini at okur hava tørv á teimum tí at mann veit at ongantíð næri kreppur og ringar tíðir kunna raka so at tað eru allar góðar orsøkir til at eisini kunna seta pengar til viks í búskapargrunn soleiðis at mann nettupp kann brúka hann til at javna konjunkturarnir við og eisini kanska til at gera ó og serliga kanska eisini til at gera okkum meira
sum samfelag ja takk fyri so er tað ruth vang sum
ja eg eg ætlaði nevliga ikki at vera so øgiliga partapolitisk í hesum her uppskotinum tí eg eri sannførd um at hetta her við at halda aftur í útreiðslunum er ein avbjóðing sum vit hava uppá tvørs av flokkum og samgongum og andstøðum men men tá ið tað er sagt so má eg viðganga at at kanska inspiratiónin til hettara uppskotið er millum annað komin frá teimum royndum ehavi havt nú hugsi eg sæt farna valskeið sum sum forkvinna í fíggjarnevndini hvussu er størsta partin av tíðini og vit fingu ein øgiliga harðligan kritikk fyri okkara høga útreiðslu vøkstur og tá eg hugsi um tað í dag so eri eg faktiskt nok so glað fyri tann kritikkin tí tað gjørdi at eg hvussu her spenti meg út at halda aftur í rakstrinum tað sum so hendi tá ið hendan samgongan kom til sum jú hevði verið øgiliga kritisk í mun til okkara rakstrarvøkstur so kundi eg bara staðfesta at teirra rakstrarvøkstur var einum størri og tá sat eg eitt sindur við hesari her kensluni hví sørin spardu vit upp hví brúktu vit ikki heldur til tað sum vit gott dugdu at síggja kundi mann kundi brúkt pengar til og eg hugsi bara at visti mann fer víðari við tí fatanini at eg má brúka pengarnar meðan tær eru her áðrenn onkur annar fær fatur í teimum so eri jú púra grundarlagið vekk undir einum skynsamum fíggjarpolitikki mann hevði upp til fíggjakreppina stórt sæð í í eu og vit vita væl kanska longur suður mann kemur í europa jú jú kanska eftir okkara fatan minni stýr er á fíggjarviðurskiftunum men eisini í danmark høvdu tey hendan her trupulleikan sum vit enn hava í føroyum eg upplivdi hvussu eg á hvørjum ári tá vit mann leggur karmarnir fram og vit serliga vit í framsókn kanska vóru øgiliga sannførd um rakstrarvøksturin skal maks vera tvey prosent og tá ið mann so kemur longur út so klárar mann ikki at halda tað loftið tað fer longur longur upp inntil fíggjarlógin einaferð er samtykt og so er tað serliga hetta her væl árið har sum alt gongur amocc nærmast og tað er altso óansæð hvør ið

tað sum mann so gjørdi í danmark altso visti mann fylgir við í donskum fíggjarpolitikki so so eru tey púra samd um hetta her økonomisku rotiðrum altso tey eru samd um hetta er tað hetta er upphæddin sum vit kunnu brúka við hesum givnu treytunum visu vit fara út um hetta jamen so eru vit noyd til at gera okkurt við inntøkusíðuna illa vit eru noydd til at minka um útreiðslurnar onkur aðrastaðni akkurát sum vit

økonomi tá ið vit eru við at síggja nulli á á bankabókini tað gjørdi mann so nakað við við hesari her skjett lógina og og tað vísir seg at hava hjált tað eg komið øgiliga nógv trýst á í danmark akkurát nú og og tað hendir á fleiri økjum mann hoyrir eisini hetta her við at búskaparfrøðingar beginna at tosa um at tað er ikki so farligt at hava skuld tað tað er ein heilt nýggjur skursur ella hvat mann kalla tað í í national økonomi og tað er langt frá allir búskaparfrøðingar sum eru samdir um tað eg haldi eisini tað er eitt sindur ein einfarlig gongd sjálvandi er støðan tann at rettan er øgiliga lág og at mann kann forsvara at hava skuld upp til eitt vist men ikki tað at skrúva forbrúkið upp við endaleysari skuld sum mann bara latið komandi ættarlið gjalda tað sigur seg sjálvt tað gongur ikki

vit hoyrdu búskaparráðið í dag egentiliga vísti á nøkur av teimum tingunum at tað er ein avbjóðing hetta er at vit verða noydd til at tillaga inntøkur og útreiðslur tað er eitt sindur man kann næstan samanlíkna tað við at vit eru tíðliga í mánaðnum har sum kontan hjá flesti av okkum hevur tað væl hevur tað gott men vit vita væl at jú longur vil koma út á mánaðin jú minni er á kontoðini og tað er eitt sindur tann støðan vit eru í mun til tær sokallaðu demografisku broytingarnar at tað verða lutfalsliga nógv færri fólk sum koma at arbeiða og tað verða nógv fleiri fólk sum fara at fáa pensjón og sum koma at hava tørv á nógv fleiri og dýrari tænastu bæði á almanna og heilsuøkinum so vit verða noydd til at hugsa langsygta at fáa tær upp á pláss og tað eru ikki nøkur løtt uppgáva pensjónsnískipanin var ein roynd at fáa tað upp á pláss

ja eitt annað sum eisini hevur verið motivir til hetta her uppskotið tað er hetta her kjakið sum vit eisini siga í tekstinum at hetta her rundanum fíggjarlógararbeiðið hevur verið til tíðir ein nokk so ósaklig ósemja um hvør ið vøksturin fíggjarvøksturin ela rakstrarvøksturin veruliga er tað tað haldi eg eisini vit kunnu síggja úti frá eitt nú í í danmarka má diskuterar hetta her økonomisku rotúrum at mann er samdur um hvat er forsvarligt at brúka av pengum so í staðin fyri at diskutera um hvussu nógvar pengar vit brúka at vit diskutera hvat er tað rætta at raðfesta innan fyri ta upphæddn man nú mann hevur at brúka tað sakni eg øgiliga nógv eg haldi at og heilt sikkurt havi eg havt mín part av ábyrgdini av tí at tað blívur eitt øgiliga tekniskt kjjak sum ikki gevur meining fyri øgiliga nógv fólk og so er tað eisini hetta her við tí javna rakstrinum og teimum jøvna íløgunum eisini tað vísti búskaparráðið á í dag vit síggja eitt nú í í byggivinnuna attað minkar øgiliga nógv tað tað tola vit heiltsikurt til aitt vist tað at útlendsk arbeiðskraft er inni og hon fer út aftur tað tað ávirkar ikki føroyska búskapuin so øgiliga nógv so tað kann gott vera at vit eisini koma niður á eitt meira normalt nivoð men heilt sikkurt eiga vit eisini at hugsa um tað eisini tí at vit fáa nógv minni fyri pengarnar tá ið búskapurin er øgiliga heitur alt verður nógv dýrari og kanningar aðrastaðni frá vísa eisini at góðskan á bygningum er verri sum heild ii sum verða bygdur í góðum tíðum enn tá ið mann byggir í ringutíðin so eisini tað er ein orsøk til at halda ein javnan rakstur og ein javnan javnar íløgur øhja eg haldi vit royna at forklára nokk so væl í hesum uppskotinum hvat ið liggur til soeis sum aftan fyri hettar og sjálvandi er hetta nakað vit koma at viðgera nærri í fíggjarnevndini eg eri ikki sjáv nationaløkkar mir og tað er nógvar smálutir í hesum her og eisini tað fyrivarnið sum fólk hava víst á sum vit eiga at fáa lýst nærri eg kann annars vísa á sum vit eisini siga í í tekstinum at millum annað ein áheitan frá landsbankanum aftur í longu í tvey túsund og tólv ella tíggja minnist rætt at tá kom landsbankin við eina áheitan um at fáa sett í verk eitt fíggjarpolitisk regluverkt tá varð víst á at mann akkurát hevði fingið játtanarlógina og mann skuldi fáa hana at virka h men tað er jú nøkur ár síðani nú so kanska er tíðin búgvin til at viðgera hetta av nýggjum

so fær bjarni kárason eina viðmerking ger su væl takk fyri harrar formaður vit eru í einari støðu har sum mann tvørtur um samgongur hevur atgongd til resursur altso skattagjaldarans pening øhog tað ikki er í stóran mun avmarkað av instituttiónum og strukturum og reglum sum eru ásett í politiska politisku skipanina og tað ger jú at ein og hvør samgonga fer altíð at virka eftir síni egnu bestu áhugamál sum er at altso tá letur gávubúðin upp og tað minnir meg eitt sindur umum hetta her sum hann eisini tosar um í fiskiskapi altso ata eru tltrákir dyg ofta kommins av tí at mann hvør særist hugsar á hvør sín hátt og tað er ókordinerað jamen so verður tað eitt verri úrslit fyri okkum øll altso tað svara til at undanfarna samgonga setti seg fyri at fiska minni fyri at tryggja at tað var burðardygt næsta samgonga fer so fiska tað pulta av hvat mann átti og so eru vit aftur á null

ruttvangtakk fyri eg júst hatta sum bjarni kárasom petersen vísir á at tað kann enda við at mann hugsar ja men vissi eg ikki brúki pengarnar meðan tær eru her so verður tað onkur annar sum brúka tær og hví skal eg ikki brúka tær fyri at skaffa mær og mínum flokki nakrar atkvøður heldur enn a lata onkran annan gera tað og eisini tað samanhildið við at tað øgiliga sjáldan ella í nógv minni mun eru atkvøður í sparingum sjálvandi er tað nakrir veljarar sum leggja stóran dent á skynsaman fíggjarpolitikk men tað er onkursvegna loysir tað seg í gásareyðum politiskt oftani nógv meira at brúka pengar tí at tað eru øgiliga ofta nógvir veljarar sum eftir spyrja ávísar tænastur sum kosta og tað er eisini í ordan tað má bara ikki vera soleiðis at vit brúka óavmarkað og goyma rokningina til koman

ja bara leggja lýsinda afturat hesum uppskotunum hesi kjakinum hetta uppskotið frá framsókn til samtyktar um at fáa eitt fíggjarpolitiskt regluverk orð í haldføri tað verður nevnt øgiliga nógv tá tað kemur til fíggjarpolitikk og fyrst vil eg siga beinanvegin at tað er skilagott at koma ella hvussu regulera hetta her sum mann fær hvussu er eitt eitt haldføri í búskapinum í føroyum nógv ár fram í tíðina at mann snakkar nógvar fíggjarkarmar o íløgukarmar og langtíðaríløgur og langtíðarhaldføri og tað er alt líka týdningarmikið í mun til um mann vil hava eitt samfelag sum er eitt vælferðarsamfelag nógv ár fram í tíðina við teimum styrkjum sum tað eg kundi hugsað mær at hugt eitt sindur frameftir í føroyum í dag og ikki gt litið aftureftir um hvør v gjørt hvat men heldur hugt etir ja men altso vit hava inntøkur og vit hava útreiðslur vit hava íløgur vit hava tað sum mann kann kalla fyri vit skuldu rinda skuld og vit kunnu støðla pening og goyma pening til verri tíðir vit hava ymiskar møguleikar tá vit hygga eftir inntøkum so kann mann siga fólkatalið veksur og tí skuldi grundarlagið verið fyri at mann fekk meira skattinntøkur inn kanska tað eisini at mann hevði eitt vinnuligt grundarlag har vinnulig virksemi blívur størri og betri og tað er eisini týdningarmikið fyri samfelagið soleiðis at vinnan hevur tað gott at mann so kann fáa pening tann vegin eisini so hava møguleika við ymiskum gjøldum vit hava snakkað nógv um tilfeingisgjøld og tøkugjøld tilfeingisgjøld til fiskivinnuna og tøkusgjøld í alivinnuni sum er eitt grundarlag fyri um mann hevur nøktandi inntøkur til at fíggja samfelagifyri

gera ymisk átøk nú másn snakka ølga nógvum búskaparráðið snakka øliga nógv í dag um at ferðavinnan er í andaleypi tað er eina nýggju vinna sum koman í í okkara búskap at mann kann hjálpa og stuðla á summum økjum har haldi eg mann burdi beinanvegin veri frammi og hjálpt ferðavinnuni ella hvussu teimum sjálvstu vinnurekandi sum mann fekk uppraðfest og hilduð lív í vinnuni inntil hom fer at virka frælsað aftur á marknaðinum og har haldi eg landsstýrið er alt ov seint í vendingini men kanska okkurt kemur okkurt er vant um men so er tað tað samfelagið hevur útreiðslur raksturin av samfelagnum og visti man hyggur eftir at fólkaftalið veksur so veit mann eisini tað at eldraøkið verður størri og størri tað vr vitvrhav fleiri fleiri sum hava tørvað á á heilsutænastum á almannatænastum skúlaverkið kemur sndist at kosta meira í framtíðini og tí verður tað neyðugt við hægri játtanum innan raksturin av samfelagnum og tá ð vit vita at tað at vit hava hægri játtanir hægri o hægri rakstur so er eisini neyðugt at vit hyggja eftir inntøkusíðuni og vita hvussu vit kunnu fáa fleiri inntøkur tað hanga jú saman og tá ið vit so hyggja eftir inntøkum og útreiðslum so mugu vit eisini staðfesta eins tað skal vera haldføri lang nógv ár fram í tíðina og tí mugu vit eisini hyggja efti hvørjar íløgur skulu vit gera og tá ið vit koma til íløgurnar so haldi eg at mann má hyggja eftir raðfestingum og tað kann vera øgiliga ymiskt hvussu i hesi politisku samgonguna raðfesta íløgur vit í javnaðarflokkinum eru heilt greið yvir at eg nakrar at vit raðfesta íløgurnar í

skattapolitiskt eru tað meiri te lág og miðalløntu sum skulu hava skattaláttarnar og so framvegis har sum tað kanska onkur annar flokkur ella onkran samgonga vildi sagt at vit gera tað øðrvísi og tí vil tað altíð vera ymiskt í mun til hvør sita vræði og tað men fyri tí mann nhugsar ymiskt og ger ymiskar íløgur o so eigur mann kunna semjast um nakrar karmar og kanska gjøgnum fimmogtíggju áraskeiðir at raðfesta summar íløgur mann hevur snakkað nógv um tunnulsíløgur aðrar íløgur at mann raðfesta betur har haldi eg eisini at mann eigur at duga fórt yvir samgongur at raðfesta men tað er heilt greitt at mann verður ongantíð púra samdur og tað kann mann ikki blíva í framtíðini vil eg vóna tað at vit alla tíð at hugsa um haldførur tá vit skipa okkara samgongur soleiðis at vit ikki í óðumverkum seta á landið út í stórar skuld tí tað ertað heldur ikki í longdini so eg vóni at tíðin er ikki so nógv til at at viðgera hetta her men eg hugsi at vit og javnaðarflokkinum halda it sera týdningarmikið at vit føra ein búskaparpolitikk sum er ábyrgdarfullur einki at snakka um tað har mugu vit hyggja eftir inntøkusíðuni í útrarsu síðuni og raðfesta hvat vit vilja gera íløgur í og har er tað púra
rættiliga tílík hvat vit ynskja takk fyri ja takk so fær jórikur niclasen landsstýris
vælharra formaður eg haldi ati endamálið við hesum uppskoti er neyvan nakar ósamdur í hetta við at fáa ein politikk h tað halda allir politikarar er rætt tað er kanska ikki líka lætt at gjøgnumføra tað tí í góðum tíðum vil fólki krevja meira og tí vilja politikararnir ofta geva meira so tí tí er tað trupult eg havi ofta sagt at nú er politikarar so mikið leingi at tað er nógv lættari at stýra politiskt í ringum tíðum enn tað er í góðum tíðum tí í góðum tíðum blíva krøvini so enorm ikki bara frá okkum politikarum men frá øllum samfelagnum men eg vil siga at sum sagt endamálið við hesum uppskotinum haldi eg er gott men eg seti spurningartekin við um vit noa endamálinum við einum slíkum regluverki sum hann mælir til her sí lat okkum hyggja eftir hvat hava vit frammanundan vit hava játtanarkarmar

játtanarlóg vit hava stýrisskipanarlóg alt sum er regluverk til okkum sum at siga spennitroyggja ella hvat vit kalla tað h og til at hava eftirlit við at vit føran skynsaman politikk hava vit jú eftirlitsstovnar vit hava eisini mudis sum á hvørjum ári metir um búskapin førda politikkin og hyggu fram í tíðina so vit hava rættiliga nógv amboð nú er tað soleiðis eg kom fyrstu ferð í andstøðu í nítjan hundrað og fýraoghálvfems og sæt í tvey ár í andstøðu eg minnist hvussu ræðuligt eg helt tað vera sum tað landsstýrið gjørdi altso eg sá fyri mær at her fór ikki at bera bøtur

so í seksoghálvfems komu vittil samgongu og tá helt eg at tað sum vit gjørdu var so fantastiskt eg havi so próva hugt aftur efir sær tíðini vur tað so miki langt síðani at næstan fyrna sum mann kann gott tosa um altso tað sum bleiv gjørt tey bæði árini eg segti andstøðu tað var sletti so ræðuligt h og tað sum vit gjørdu tvey árini aftaná tað var ikki so fantastiskt men kanska ein lítið sindur líka og nú er reterikkurin tann sami aftur í dag at tey sum sótu í andstøðu frá ellivu til fimtan halda tað vera ræðuligt sum tað landsstýrið gjørdi og vit sum sótu avndstøðu frá fimtan til nítjan hildu tað vera ræðuligt sum tað landsstýrið gjørdi og nú er tað vent um tey sum nú sita í andstøðu siga tað er ræðuligt sum vit gera ókey

politiski veruleikin altso at tey sum sita í andstøðu altíð halda at tey sum sita í samgongu eru óansvarlig og fíggjarliga hopleys serliga í mun til hvussu fantastisk vit vóru tá ið vit sótu við vald hatta har er so retorikkurin men hatta eisini ein styrki tí at umframt tær reglarnar eg nevndi vit hava við játtanarkørmum sjálvandi fíggjarlóg viðstýrisskipan við sum hevur eftirlit við okkum so víðari so víðari so víðari so hava vit her í løgtinginum eitt eftirlit við hvør øðrum og tað vil siga at vit hava eina samgongu og eina andstøðu ein samgonga hevur sum oftast uppgávuna at siga hvussu gott alt er taðvil siga alt tað sum mann ger hvussu gott tað er meðan andstøðan er tann kritiska røddin og so skal finna veikleikarnar í tí sum verður gjørt og áá tann hátt fær mann eina ballansu ókey so hendir tað viðhvørt at at inni í einari samgongu er onkur sum líkasum fer yvir á kritisku síðuna sóbiðit og so víðari men tað er tað er so ein onnur søga men men um so mán siga spælireglarnir eru at at samgongan finnur tað positiva við tí sum verður framt og andstøðan finnur tað negativa men tað er í veruleikanum konstruktivt tí up á tann mátan vil ein andstøða tá tað kemur til fíggjarpolitikk altíð ansað eftir einari samgongu tann kritikkur sum eru í fíggjarpolitikkin sum er í dag fara eisini okkum at hugsaum tann kritikkur sum var á fíggjarpolitikkinum hjá undanfarna samgongu tað hoyrdu vit frá ruttvang jamen tað fekk eisini hana til at hugsa seg um tað vil siga at vit inni her eru um eg som at siga eitt eftirlit við hvørjum øðrum

visti vit nú fara at hyggja eftir londom sum hava hetta regluverki niðri í europa fyri ski at tala um suðureuropa so í flestu londum eg veit ikki m eg ikki kann siga øllum londunum sum hava álagt sær hesar reglar við bindandi fíggjarligum bindingum á sær eingin av teimum hevur hildið tær eingin av teimum hevur uppnátt tað sum hetta uppskotið vil kanska tvørturímóti í flest av hesum londum er undirskot áfíggjarlógini hvørt ár og men tað sum mann sigur har tað er at hóast skuldin veksur í krónum jamen so vil inflatiónin fara framum og tað vil siga at í mun til búskapin veksur skuldin ikki so so eg haldi at har vit hava hesar reglarnar dugi eg ikki at síggja at tær hava nátt tí gylta málinum sum hetta uppskotið mælir til at vit skulu danmark bleiv nevnt sum er undir reglum ja hvussu sær tað út har undirskot hvørt ár og og útreiðslurnar eru ongantíð farnar so út at sigla sum undir korona men har reglar og reglarnir eru upp á tann mátan at eingin eingir relar eru sterkari enn tey fólk sum eru í teimum og undir es ger tað at teir seta reglar men ar tað onkur sum ikki klár at halda tæir so gevur mann undantak við særata sær grikkum land villa sær italia og sovíðari so tá vit hyggja eftir europa so má eg siga at eg síggi ikki at mann nær endamálinum við hesum reglum hinvegin vóru vit á fundi í morgun hjá búskaparráðnum og kundu har síggja langt aftur í tíðina hvussu hetta løgtingið hevur stýrt fíggjarpolitiskt vit sóu tað at í niðurgangstíðum kanska enntá kreppum er undirskot á fíggjarlóginum men vit síggja eisini tað at í uppgangstíðum so minka tað hallið og blív til eitt yvirskot og tá vit so koma á búskaparliga toppar so er yvirskot á fíggjarlógini soleiðisnar at tað sum vit sóu ogh eg meini at tølini vóru tjúgu ella vóru tað fimmogtjúgu ára aftur í tíðina tað var nettupp at tað úrslitið vit hava sæð á fíggjarlóg tað er yvirskot tá ið vit hava topparnar og tað er undirskot tá vit hava botnarnar soleiðisnar at í veruleikanum hevur løgtingið gjørt tað sum hetta uppskotið vil tað hevur løgtingið gjørt við teimum reglum vit hava í dag so tí skil onkursvegna havi eg hug at siga at

okkara skipan er betur enn tann sum londini sum tað verður víst til í uppskotinum hava so tískil havi eg hug at at rósa øllum flokkum í løgtinginum tí vit eru øll meir ella minni við men sum sagt vit hava tær reglur sum vit hava vit hava játtanarkarmar har vit skuldu hyggja fimm ár fram í tíðina hevð tit hvat hendi nú her visu vit bara sita upp afturá vit hava ígjøgnumført tað gjørgja undanfarna samgonga eisini at mann hevur heilt heilir tíggju ára løguætlanir sum hendan samgongan hevur gjørt sum undanfarna eisini gjørdi og har mann eisini hevur lurtað eftir búskaparfrøðingunim tahjá búskaparráðnum at mann roynir at halda eitt javnt íløguvirksemi og tað var nettupp tað sum búskaparráðið vildi okkum hava okkum at gera tá ið vit so taka mutdis tað at vit hava tær reglar sum vit hava við játtanarskipanin hyggja fimm ár fram í tíðina við langíðarløguætlanini við teimum amboðnum sum vit hava við teimum skiftandi politisku leiðslunum sum hóast retorikkurinm ofta er høgur øll føla eina ábyrgd ger tað og verður víst sum ein styrki og enntá sum eitt eyðkenni fyri føroyska búskapið sigur mudis og at hetta her var avgerandi fyri góðu kredittmetingini av føroyska búskapinum so eg vil siga harra formaður endamálið í uppskotinum er gott men eg haldi tær skipanir reglugverk sum víst verður á í uppskotinum vísi seg ikki niður í evuropa at náa málinum meðan tær skipanir vit hava sóvið týðiligt frá búskaparráðnum at vit gera tað sum uppskotið leggur upp til leggja til síðis í góðum tíðum og brúka so

so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerking gersu æl takahar formaður ja bara viðmerking tilalt ata tosa eg um almanna geiran og íløg eg hugsi um tá mann snakkar um løgu og ætlanir so hevur mann ofta roynt at fingið langa sm man siga tað sum eg minnist aftur eftir at man fingið kommunurnar við g tað vísir oftani í kommuna er jú ein stórur partur av av av av tí almenna geiran og tað hevur oftani verið ein trupulleiki so fyrrman hevði fingið tær við so s so hevur mann ikki altso so hevur mannikki allan almannageiran við tá ið mann snakkar um løgætlan
takk fyri
nei mann er ikki allan almenna geirað við og tað meini eg er ein mangluvøra at vit ikki klára saman við kommununum at siga soleiðis gera vit framúr men tá hava kommunurnar løgvast sagt ikki planlendingum bý og tað er fyri so eisini eitt sindur av einum kritikkpunkti frá mótdis tá teir spyrjaðu at hvussu kundu tey kontrollera kommunurnar so siga vit jú tær fáa ikki loyvi til at fara upp um eina áløkning og tað er tað tá ið kommunurnar byrjan at fáa nógva skuld so kunnu vit grýpa inn og tað metar teir at vera eitt sindur av eina veikleika men nógv landsstýri hava prøvað samskift við kommunurnar men gera eina avtalu hvussu skipa vit fíggjarliga geira hvussu skipa vit almenna løðuvirksemi men tað hevur ikki eydnast nøkrum at fáa slíkar avtalur eg havi roynt undanfarna landsstýriroyndi men tá tað kemur til kommunurnar so halda tær so nógv um sítt sjálvræði at her skal skula eingin í tinginum tá landsstýri
munn ú komma at blanda seg uppí tað er ein veikuleiki ja takk so er tað rutt vang sum
fara orðið ger so væl takk fyri eg skal ikki doyngja orðaskiftið eg vil bara vegna okkum framsókn sum uppskotsstillarir takka fyri eina sakliga viðgerð eg haldi verið serliga áhugavert og eg haldi eisini vit kunnu staðfesta at undirtøkan fyri endamálinum við uppskotinum er til staðar sjálvandi er vist fyrivarni og eg gleði meg at vit í fíggjarnevndini koma at
gera tænari takk fyri ja takk fyri so er hetta málið tað er ikki fleiri sum ha biða um orðið so orðaskiftir at enda um málið verður beint í fíggjarnevndini vit eru komin til framløguna í dag eg skal boða frá einum fyrispurningi enum skrivligum fyrispurningi til hann eitur strika tíggju tvey túsunog tjúgu haneri til helga abramsen frá pálla reynatúgvu viðvíkjandi sethúsafígging á bygd hann verður so settur til atkvøðugreiðslu á næsta fund síðani skal eg boða frá áliti frá fíggjarnevndini tað er tvey álit tað fyrra er løgtsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um meirvirðisgjald meirviðisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av grein trý c og síðani er tað hitta álitið tað er í løgtinsmáli nummar fimmogfýrs ter fíggjarnevndin lagt tað fram uppskot til løgtslóg um broytin í løgslóg um talgilddi føroyar heimild at hækka útreiðslur ja tað vórðu framløgurnar í dag tað eru ikki fleiri eg kann siga tað áðrenn vit fara til skránna at vit fimta mars tá varð síðsti framløgudagur og tá blívu trýogfjøruti mál løgd fram og vit hava so viðgjørd øll hesi málini í síðstu viku og hesa vikuna í altso vit hva havt sjey tingfundir og viðgjørt øll hesi málini eg haldi tað er verði óført takka takka tinginum fyri konstruktivt arbeiði og at vit hava verið so óføra at klára hesi her uppskotini sum nú øll eru farin nevnd og nevndirnar sleppa so at arbeiða við hesum her nú í ein mánað og so koma teir aftur við í til aðra viðgerð tá um tá seinnapartin av aprílmánað soleiðis at vit fara at halda okkum til tíðarætlana hjá løgtinginum tað hevði g verið óført tað er so tað og tað eru so sum sagt ikki fleiri mál til hendan fundin tingfundur verður aftur týsdagin trýogtjúgunda mars og tann fundurin verður klokkan eitt klokkan trettan og tá verða aðru viðgerð aðru viðgerðir á skránni tað er soleiðis at tað eru komin fleiri álit úr úr nevndunum tað tey koma til viðgerðartýsdagin í næstu viku men fyrst er verður atkvøðugreiðslan um hendan skrivliga fyrispurngin til helga abramsen landsstýrismann frá pállareynatúgvu viðvíkjandi sethúsafíggingarbygd og síðani verða hesar aðru viðgerð tað er av løgtnsmál nummar hálvfjerðs uppskot til løgtinslóg um broytin løgtinslóg um eftirløn tr eftirlønarlógin frítøka fyri uttanlandsinntøku og javnbjóðiskapping millum eftirlønarveitarar onnurviðgerð á løgtinsmál nummar tveyogfýrs uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtinslóg um skatt av reiðari virksemi tonsaskattalógin tað er nágreiningar og konsekvensbroytingar sum tað stendur her onnurviðgerð av løgtsmál nummar tveyoghálvfems tail løgtslóg um broytin í løgtslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komið til føroyar til leinging av tíðarskeiðnum í ferðandi skulu rinda avgjaldi við komi til føroyar onnurviðgerð av løgsmálm einoghálvfems tað er uppskot til løgtslg um broyting í løgslóg um broyting í løgslóg um áseting ar skatti ásetingarlógin skattlig javnsetingar persónir sum fáa fólkapensón og áseting um persónar sum í sjeyogtrýss ár ella eldri sum ikki fáa fólkapensjón sum áður hava fingið ein landsskattafrádrátt og so er tað onnurviðgerð av løgsmál nummar fýraoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um meirvirðsgjald meirvirðisgjaldslógin rætting viðvíkjandi striking av trý grein trý c onnurviðger av løgtsmál nummar fimmogfýrs tð er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um talgildu føroyar tað er heimild at hækka útreiðslur onnur viðger á løgtinsmál nummar áttaogfýrs tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um fólkanøvn at taka eftirnavn ella millumnavn við giftum onnurviðger av løgtsmál nummar einoghálvfjerðs uppskot til samtyktar um tilráðingar frá útnorðuráðnum í tvey túsund og tjúgu onnurviðgerð av løgtsmál nummar níggjuogfýrs uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um barnavernd til barnaverndarlógin ferðaútreyggjar sum standast at samveru í samband við uppihald á stovni uttanlands og tann seinasta onnur viðgerð verður týsdagin í næstu viku er av løgtinsmál nummar fýraogtrýss er uppskot til løgtslóg um broytingí løgslóg um húsalándsgrunn víðkanastýrið heimilid at útvega lut og íbúðir heimildar veita ráðgeving um alternativar byggjahættir økt til lánsheimild til bústaðarbygging heimild at stovna partafelag og annað og framløga er eisini á skránni so er hesin fundur lokin